so er tingfundur settur sekstand mars og skráin í dag er rúgv o vit fara undir ta fyrstu fyrstu viðgerðina og tað er av løgtingsmáli nummar seksoghálvfjerðs uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroya lóg um endring av lóg forferðina um kapitalkrav og tilsýnsmecrav forkredittinstitutter og innivestering celskaðer vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflákkið jákup mikkelsen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkið jóhandal fyri tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri framsókn er tað bjarni kárason petersen fyrst fær jákup mikkelsen orði
formaður hetta uppskotið nummar seksoghálvfjerðs er eitt uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg um endring á flogopferðini um kapitalkrav ótilsinsmessigu krav for kredittinstituttar á investering við selskapi tað sum hetta uppskotið hevur til endamáls er at fremja nakrar av teimum broytingum í crr-fyriskipanini sum longu eru framdar í es og í danmark ha
tað má vera friður í tingsalinum gersu væl jccesenes hv longu í tólv umførim broytt crr fyriskipanina og tað verður mett at neyðugt verður at seta tríggjar av hesum her broytingunum í gildi fyri føroyar akkurát tá tað kemur til er miofon ikkisánðir ja tað eru serliga tríggjar broytingar sum mann vil gjarna hava verið framdar beinanvegin og tað er soleiðis at eitt sovorðt lógaruppskot í sær sjálvum er øgiliga komplekst og í tvey túsund og antin trettan ella tvey túsun og fimtan samtykti løgtingið hesari broytingarnar víð hesari cr r skipanini ta er eina avleiðing av bankakreppuni ella kreppuni sum sum kom sum byrjaði kanska í usa sum fór um allan heimin har mann so avgjørdi at nú skuldu nýggj krøv setast til peningastovnar runt um í heiminum og tí er sjálvandi neyðugt eisini fyri okkara peningastovnar at hava lógarverkið uppdatera soleiðis at okkara bankar kunnu á jøvnum føti fungerast í í altjóða handli kann mann siga eitt sum eg havi sæð ersum eg hevur er natúrligt knn mann siga tað er at reguleringar verða gjørdar um gjaldførið hjá peningastovnunum har krøv verða sett til peningastovrnar um at okur hava eitt ávíst gjaldføri soleiðis at teir megnað at røkja skyldir í eitt longri tíðarskeið upp til eitt ár sjálvt í eina kreppustøðu altso reservarnir eru krøvini blivin nógv størri mann hevur eisini gjørt nakað við tað sum verður kallað fyri mótvarp mótpartsvoga og marknaðarvágin altso tann kapitalur peningastovnurin skal seta til síðis verður uppgjørdur eftir einu nýggju loysni og so er tað eisini eina áseting sum verður kallað kvikfiksskipanin sum snýr seg um at hava til endamáls at stuðul undir útlantsvirksemin hjá peningastovni í samband við kovinítjan tað er eit kanska eitt dømi um at at vit eru eitt sindur aftur út hetta eru skipanir sum eru samtyktar og nú kom vit nítjan kanska næstan ja vit hava sagt farvæl við tað inntil víðari so men harra formaður her eri hóast hetta er eitt egnlia komplekskt stórt lógarverk so hava allir viðkomandi partar sum sum landsbankin og tryggingareftirlitið bank norðdygg betri bankin og norðura sparikas shuvur a sparikasi hava givið grønt ljós fyri at hetta verður samtykt har eru onkrar viðmerkingar komnar frá betribanka sum umfatar at tað skal helst fingið fingið virkuna frá fyrsta januar í tveyogtjúgu men um tað ber til veit eg ikki kanska tað verður ikki fyri en fyrsta januar í trýogtjúgu men hetta her málið fer í fíggjarnevndina og eg gangi út frá at sum tað plagar at vera við sovorðnum uppskotum so so fer tað ígjøgnum meira elna minni óbroytt men vit skulusu gera hettar innkallingar sum eru vanligar og har landsstýrismaðurin og umsitingin og møguliga bankarnar umboð fyri bankarnar fyra at koma eisini peningasonaða takk fyri harra formaður ja takk næsti røðara er bjarni hammer
ja ja takk fyri harra formaður sum undanfarni røðara vísti á so eru tað her eitti eitt rúgvusmikið lógaruppskot tað má mann siga tað er tas við fýra hundrað síður av ja iki hevði man ska ikki siga her í glyffur men tað er tað kanska fyrri onógv yri í løgtinginum tí tað er hatta er ikki bara bara at koma ígjøgnum men endamálið er at fremja nakrar av teimum broytingunum sum crrskipan og fyriskipanin verður løgd fyri es o danmark so at her er aftur ein ríkislógartilmæli um at fáa fáa nakrar lógur settar gildi nakar fylgilógur sum eru longu framdar í danmark og es eg haldi tað sum eg havi hugt ígjøgnum tag hetta uppskotið faktiskt í gjár og aftur í morgun og eg haldi fyri t kanska at taka saman um málið soleiðis sum málið kanska fyri okum vanligur fólk so haldi eg at alla spyrja formannin um eg kann lesa eitt eitt hoyringskriva upp frá føroya landsbanka fóroya landsparkið hevur viðmerkt hetta málið teirra vera ígjøgnum hetta málið og teir viðmerkja og tað er á donskum andstóttir opp umkring lóggivning ein pbankaomuretdtt uppá ferørini stótti samhanhell ó sikkrið ertað ein feriskur finansiellur sektur smuglihet fór at tilbiti kenist í til sær international og so er tann næsta linjan sum kanska sum tekur samanum ordiligt við hesum her tað er tað at landsbankin har tó ikki spesial vitin inni forditekniskur reguleringar og vildr forunlátið at koma veð bmerngar pá tey omruditt tað er akkurt har eg eri eisini tað er ikki tá ið landsbankin ikki fær hevur tekniska vitan upp á et taher á uppskotið her so er tað sera trupult hjá okkum av eina eina eina betri vitan enn tey hava men tá tað evir sagt so eri tað her eru ymiskir formlar sum eg hava próva hugt eftir sum sum sum eg ikki havi sæð fyrr sum eri broyttir skula broytast og t her er øgiliga øgiliga øgiliga tekniskt at er tað men tað eru fólk sum hava brúk fyri tí betri bainkir teir vilja gjarna hava tað framskundað soleiðis at tað verður kemur í gildi fyrsta januar tveyogtjúgu men lógaruppskotið er so gott nokk kemur í gildi í trýogtjúgu og heta er endar á vinnunevndini ikki í fíggjarnevndini og har verður spennandi eg má siga tað t tá ið sonu uppskot koma sum eru so eittannastað so torskilt fyri tað vanliga deyðiliga fólkini hvat spesialistarnir serfrøðingarnir hava sigað um málið tað er eingin ivi um tað at hetta ikki komið í landsstýrismannin hevði ikki komið her við tí uttan at tað var neyðugt og og tað metir eisini tað høga løgting at her er uttan iva neyðugt men sum landsbankin sigur so so í verandi løtu so hava okur ikki spesial vitan um um hesar her teknisku reguleringarnar so eg vil eisini royna at lata vera at fara í detalju sjálvur her men lata tað standa og bíða til hoyringarnar verða í vinnnevndini og síðani kunn okut skriva okkum út frá tí at hvat hvat endamálið veruliga er í hesum uppskotunum men hetta er eisini eitt av teimum stóru rigvusmiki uppskotunum sum okur hava
tørvá í føroyum takk fyri formaður ja takk næsti røðara er jóhan dahl
sum undanfarni framsøgufólk hava veri inni á so er hetta her eitt sera komplekst lógarverk ta er kompleks skilt á tann hátt ati hetta er ikki ein lóg sum er gjørd til tann vanliga vanliga føroyingin at at at hugsa um fyr sovorit hettar ein meira teknisk lógarverk sum er gjørt til til fíggjarstovurnar og og tær sum hava teir at gera sum er nevnt c r r tvey uttan herer sera r fyriskipanir sum verðu nevnt hon verður hon verður javna dagførd í es og tá hesar dagføringar eru eruframdar so ert eisini galdandi útl í hinsum aðaslondunum og tí er eisini í danmark sum lýsa tað beinanvegin tevuratt hevura samtygdar og okur verða sjálvandi eisini umfatar av hesum her lógarverkunum tí okur eru ein partur av hesi skipanini

so um alt ov stórur munur verður gjørdir á lóggávuni í føroyum í danmark kann tað við tíðini volda føroyskum bankum trupulleikar og tí er eisini neyðugt hjá okkum at lóggávurnar at kalla verða eins í hesum her tilfarinum hetta er eitt felags mál har tað í stóran mun er ábyrgdin hjá tdanska myndugleikanum at á økjum at syrgja fyri at lóggávun er opti deyt og í praktisk e tað ofta føroyski mendingaru sum streingja á fyri at fáa neyðug dagførinarn ar framtar og tí er javnan sambandið millum landsstýrið og føroyskar bankar og ynskja ettær allar at lóggávan verður dagførd so eltaðsildbil her er talan um fleiri dagføringar og okur tosa um eitt eitt tjúktlógaverk upp á gott val trý hundrað og tretivu síður so ikki at siga t tykum sum lurta her so er tað rímiliga ómøguligt hjá einum vanligum tingmanni ella tingkvinnu at at at gjøgnumganga hetta uppskoti at koma virð nøkrum sum sum eg skiljandi fyri fyri fyri vanliga manninum tí tí verður tað heilt yvirorðnað at okur fara ígjøgnum og kvinnuna sjávandi eisini í tað tí er tað tí er tað yvirorðnað tað sum

hesi lógini um tað sum eitir mp fyriskipanum tað snýr seg um hvussu peningasovnar skulu uppgera lán har lántakarin ikki til dømis rindar aftur rættstundis í í lógaruppskotinum ella í uppskotunum til fylgiatr eitt á síðum níggju har verður gjúlleik greitt frá teimum broytingunum til tey sum á fáa at lesa tað ein annar partur tað er skyldan at fráboða og upplýsa hon verður broytt fyri teir smái peningastovnarnir og á summum økjum kann fráboðast árliga heldur enn hálvárliga taðtð er soleiðis at teir smáir peningastovnarnir hava ikki somu orku sum tað størri eitt annað er eisini tann sonurta nn ep altso ntskrivningeni panepsskipanum ásetingarnir í tí crr tvey tryggja at krøvini verða dagførd í samsvari við tað sokallaði t l a sereglarnir og tael á serreglarnir tað er reglar um neypt krøv í sokallaðum globalum xifibankunum sum tykur vita so hava okur tveir av tí slagnum í føroyum tað er betri banki og tað er bankt nordik norlia sparikassi er farin burturyr cifi at verða sið fið banki og hit sum eru verður viðgjørd eisini her fyri at taka nøkur ting burturúr tað er tað sum eitur tann fyriskipanin sum e nevndur fixog hon er nevndur í bilagi trý og hon snýr seg um átøk sum hava til endamáls a stuðulpund útlantsvirksemið hjá peningastovnunum í samband við kovi nítjan

verður nærri greitt frá teimum broytingunum og tað kunnu tikur síggja við at hyggja í fylgisskjalið eitt sum er við lógini á síðu tíggju ellivu hevur teppa skriva hvussu fram skal farast í tíhøpinum sambært grein tvey í uppskotinum so er tað tann danski ráðharran økinum sum avgerðin er lógin fyri gildi í føroyum orsøkin er at ásetingarnar í c r r tvey eru partur av einum størri lógarpakka sum longu er galdandi í danmark ætlanin er at samlaða lógarpakkin verða settr í gildi í føroyum í einum og við tí pakkarnir verða tað sonar c r d fimm o b r r d tvey sum er tvey es deativ setti gildi í føroyum eisini í hesum sambandi skulu millum annað lóg um finansielt virksemhet og lóg um resokturering g og avvirkling av vistifinansiellur virksemetir eisini dagførast fyri føroyar og ætlanin er so at hesin her samlaði lógarpakkin fyri virtina fyrsta januar tjúgu tjúgu trýogtjúgu alto í næstu ár uppskotið hevur verið til ummælis hjá landsbakkan føroya tryggingaretilitinum bagnordygd betri banka norðast sparikassa og suðura sparikassa landsbankin føroya og betri bankin hava svarað og landsbankin hevur seður ikki innihalsliga viðmerkingar til uppskotið so eg fylgi iskt væl trý í hesum uppskotum og betri bangi hann viðmerki tað íð sínum hoyringsvarið her at tað hevði verið ynskiligt at lóggávan fekk virtna frá fyrsta januar tjúgu tveyogtjúgu og et ein onnur esteskipan sum er nevnd tjúgu einogtjúgu skrassigass sjey hndrað og trýogtrýss e u eisini verð seta í gildi samstundis í fylgiskæli fýra

øhsum eg havi skilt tað so hevur umghvørvsvilmálaráðið samskift við dámski myndugleikanm á økinum og avgjørt er at lóggávan eftir ætlanin vil at seta gildi við við hasinar c r d 4 og b r r d tvey sum at samlaða pakki tjúgu trýogtjúgus tað varð hidið fast við fyrsta januar tjúgu trýogtjúgu tað metti ikki altso myndugleikarnir lá ná ske at neyðugt var at seta umrødu esvirðuskipani gildi í hesum umfari

sum eg sjálvur ikki seti meg fýra fyri at at fara inn og og nágreina totalt men men yvirorðna sæð kunnu okur vurdera tað at hetta er skilagot at ger hesi tingini serlja við tí atlit til at at bankarnir skulja kunna fáa nakrar glempuligari reglar at virka undir í sambandi við við við hesi krøvini við samband við neps og oinnraporteringar og tað haldi eg faktiskt skilagott og eisini hvussu kunna arbeiða sambandi við við kovnítjan ásetingar sovíðari so tað er tað er fornuftigt haldi eg so okur fara at geva hesum her málinum eina eina góða viðgerð í í vinnunevndini har málið kemur og eg ivist ikki tí at tað fer at fáa harvar nógvar spurningar at seta svar eg til bankarnar og teir sum hava v finnið selag seks onum at gera og sjálvandi eisini til vinnumálaráðið sum umsitur hetta økið

ruttvang eina viðmerkingja tað er ein afturvendandi ørkymlan her í tinginum tá ið hesi her uppskotini eru til viðgerðar at tað er torført at gjøgnumskoða hjá okkum leikfólki og tað vísir seg eisini hjá teimum sum gjarna skuldu havt skil fyri tí her í føroyum er tað kanska eisini torført at gjøgnumskoða til fulnar og tað sum er enn verri tað er tað at serfrøðingar í danmark sum hava ábyrgdina av eftirlitunum við bankunum aftur og aftur peika á at lóggávan er við at blíva so komplisera at eingin teer fulnar gjøgnumskoðar eina lóggávu sumja sum skal leitast at verja okkum øll tí er so ikki nógv vit kunnu gera við tað men meneg haldi at tað

eg skilji til fulna vaa skepsis eg haldi t tað hvði erið óalmindiliga gotthetta inn á hetna til landsýrsmannin um tey bor til kanska fyrr í nevndini og kanska fyri teimum sum hava við ett at gera í tingunum at fingið kanska eina eina framløgu kanska sum sum var meira nágreina um hetta uppskotið so sum mann fekk eina rímiliga góða hilling av uppskotunum teimum stóru tingunum í uppskotinum tað tað haldi eg burdi kunnað borið til at fingið onkrum havt gjørt tað soleiðis at okur fingu ei ein ein ambiliga breitt forstárils fyri fyri málinum sum eru sum í nevnd í áru tað er b trý hundrað og fýraogtretivu sýður fult av tekniskum skrivøsum og frágreiðingum so ein uppsømjering ella etressume av tingunum í høvuðsheinunum hevði verið óalmindiliga gott at fingið haldig fyri at kunna viðgjørt málið við tí virðing og og og álvara sum sum tað skal hava
takk fyi hara formaður jacobestet
garda harra formaður tað nakar tað sama sum rutt vang var inni á nú sita okur og la nú her standa okur í tinginum og viðgera eitt lógaruppskot sum ja eg tori næstun at siga ngin eingin av okur hevur innlit í okur hava havt fleiri dømir um hesar stóru bankapakkarnar sum vóru gjøgnum eg var á landsstýrinum tá jóhandal var eisini í landsstýrinum tá okur høvdu ikki fyri at siga at tað skum ver hjáanisu fyri hvat stóð í hvat hesir pakkarnir innihildu og mær varð sagt tá at tað var neyvan nakar í føroyum sum til fulnar skilti hvat si pakkarnir er innihildi allíkavæl løgtingið eitt stempikontór eftir fylgja at og síggja okur so dynningarnir av tí í samfelagnum tað er so stórt krøv til bankanar tað kundi ikki fíggja eini hús á økrum til dømis tí tí so skuldu teir seta suður so nógv av og okur kenna okur kenna heldur ikki vil eg pástanda at teir egentiligu avleiðingarnar av tí sum okur gera føroya løgting og eru bara eitt stemtikontór tað átti at verið ein onnur skipan sum at onkur kundi útgreina fyri vør hvat hetta í smálutum hevði týða

ja takk ja eg eri samdur við jakub vestegard í hesinir also tað sum eg haldi okur hava jú havt onnur tung lógarverk í tinginum fyrr innan fyri ávísar rættargangslógir og oonnur ting s har mannhevur havt serfrøðingar her heima og havt framløgur fyri okum um um hesa hesa lóggávuna og eg má siga tá tá tað kemur til til dømis grannskoðanar lóggávu tá tað kemur til tryggingarlóggávu tá tað kemur til finansiella lóggávu sum hesara her og krøv og ásetingar so hevði tað verið óalmindiliga gott at kunna fingið eina framløgu frá fakpersónum sum gav okum ta neyðugu breiði vitanina um slíkt verk sum hetta her so at tá mannikki skal sita og tryggja að gjøgnum og kanska ikki skilja meira enein triðing av tí hóast alt so tað vil eg inv tí heita á landstýrsmanninu um ígjann kann royna at fáa stalt upp á beinini soleis at okr kunna fáa eina eina eina breiða góða kunning um

so er tað bjart sameelsen sum fær orði gersuvæltakk fyri harra formaður tað er ikki so øgiliga nógv vitugt eg kann leggja afturat undanfarni framsøgufólkum tí at sum nevnt so er hetta ja sjálv lóggávan hevur einar hvat var tað trý hundrað og sjeyogtretivu síður og síðani koma øll fylgiskjølini so vit tosa kanska um at samla lógarpakka upp á eini fimm hundrað síður ella fýra fimm hundrað síðu eg haldi at tá ið mann lesur hoyring ella tær stuttu føroysku viðmerkingarnar frá vinnumálaráðnum sum taka samanum lógaruppskotið tað einasta sum er á føroyskum í hesum so haldi eisini mann sær at tey eisini sjálvi halda t tað er nokk so fløkt og tey byrja við at siga atsamandráttur á nýskipan við uppskotinum c r r tvey fyriskipanir parantes bila eitt er sum sagt sera umfatandi og talan er um teknisk torsilda lóggávu í stuttum kann sigast at fyriskipanin broytir í upprunaligu c p r fyriskipan frá tvey túsund og trettan og snúgva hesar broytingarnar seg um og so koma tað við giringsgratin og nstpfonding reysjo og mótpartsvága altso í øllum førum umsøklum mann heldur ikki øll orðini marknar vágin og stórar eksponeringar nepp sum parantes á donskum netskrivning eineti passiver tað eitur sikkurt okkurt á føroyskum og skylda eina fráboðaupplýs hetta er so eitt uppskot har landsstýrismaðurin kanska átti havt orðið fyrst so hann kundi útgreina eg sat akkurát hugsaði um tað sum jóhandal undanfarni røðari nevndi at hetta er eitt uppskot sum avgjørt hevði egnað seg til at mann fekk eina framløgu sum hann hevði ein møguleika fyri at spyrja tei tey sum hava betri innlit í tað tað er eitt sum eg vil rósa vinnumálaráðnum fyri og tað er át tey í hesum uppskotinum til ríkislógartilmæli hava latið ella l til at seta í gildi á einam danska lóggávu at hava latið inn hetta heri serligu viðmerkingarnar og almennu viðmerkingarnar sum vóru við tí dansku uppskotunum hetta er ein donsk lóggáva sum verður sett gildi í føroyum og tað eri haldi nakað sum ofta hevur manglað mann hevr bara fingið ein ein danskan lógartekst og so mann hjá gonguna lisið seg til uttan um at fóra at leita onkrari heimasíðu hjá danska fólkatinginum eftir frágreiðinginum til teir einstøku greinarnar so eg haldi vinnumálaráðið hevur gjørt tað gott at tay hesa ferð hava latið tær donsku viðmerkingarnar til lógargreinarnir fylgja við sum mann eisini sær fyri tey sum hava serligan áhuga kann fara inn í meira kanska tankarnir aftan fyri hvørja einstøku áseting

framsøgufólk at vit verða noydd í vinnunevndini at royna at fáa gjøgnumskoðað um her er nakað sum vit ikki eru varug við í fyrsta fyrstu umbering men eg fari t spyrja landsstýrismannin heilt ítøkiliga í fjør ella í fyrr ári viðgjørdu vit hetta málið har ið norðeya sparikassi sum jú hevur verið partur av teimum fýra sifibankunum ynskti at taka seg úr av teimum trimum sifibankunum føroyum ynskti at taka seg úr soleiðis at norðoya sparikassi ikki longur varða ein sifibanki og tað er soleiðis atat teir stóru bankarnir í føroyum betri banki og bank nordik og norðoya sparikastið eru ella vóru so nevndur sifibankar upprunaliga og so er norðoya sparikastið sloppin undan tí tað ger tað millum annað hevur knýtið tað so eitt sindur at krøvunum til hvussu væl bankin skal vera bjálvaður ogso frameftir eitt sindur linari krøv men í sambandi við við viðgjørdu tað málið tá vístu bankarnir á at tað lutfalsliga verða sett harðari krøv til teir føroysku bankarnir í mun til hesi her bjálvingarnir og tað hevði nakað at gera við hvussu mann roknaði øll aktivini altso alt virksemið hjá bankanum inn í inn í lutfallið ímillum hvussu væl mann skuldi bjálvast tað var nakað við nakað sum partar av virkseminum sum bankarar í es setta jú es lóggávu grundleggjandi kunnu rokna við nøkur ting sum tein føroysku bankarnir ikki kundu eg veit iki um lansstýrismaðuin klár at fylgja mær hvar eeri nú men tað viðgjørdi vit rættiliga nógv og vístu tað eisini á í álitunum um ta uppskotið um tá ið norðjea sparikassi bleiv tikin úr skipanini við sifubankum um landstýrismaðurin kann greiða frá um hetta broyti nakað upp á tað altso broytir hetta líka sum gera hetta tað lættari hjá teimum føroysku bankunum ella gera hatta tað tyngri hjá teimum føroysku bankunum tá bleiv í øllum førum sagt at mann skuldi dagføra sambært esdirektivum og at tað fór at gera tað lættari fyri bankarnar at teir fóru at hava eitt sindurkanska eitt sindur linari krøv ella eitt sindur javnsettari krøv samhett við bankar í danmark og egeslondun annars so visti hatta gav meining fyri landsstýrismannin so hevð e verið ógvuliga fegin um hann vildi svara hasum spurninginum

fyri harra formaður vit viðgera enn eina ferð rættiliga torskilda bankalóggávu sum kemur direkta frá europasamveldinum ígjøgnum danmark víðari til føroyar og regulerað føroyska bankakervið og mann kann siga vit viðgjørdu tvey uppskot í síðstu viku um mikudagin síðstu viku sum eisini hevði við bankaøki at gera og tá varð tyttilin á lógaruppskotinum á leið líka langt sum føroysku viðmerkingarnar til lógaruppskotið tað er blívur so ófatiliga torskilt at gjøgnumskoða hvat eg er vit hava við at gera øhí hesum førinum so ja eg eg veit ikki um tað gevur meiningar frá henni smálutirnar men hetta eru nakar við nakar treytir fyri kapitalkrøv og annað sum bankarnir skulu hava altso limalondini í es skulu hava øh og tað loyðir meg til tað fyrsta sum sum a tí fyrstu hugleiðingina sum eg hevði rundan um hettar her tí tað at vit í dag implementera púra vit leggja okkum serfløt fyri hesa her lóggávuna samsýnvís tí at hon er fortorskild hjá okkum til at kunna mótmæla vit mugu bara geva blint álit til at tey sum hava snúggað ter saman vita hvat tey snakka um og allarhelst gera tey tað men tað er verið gjøgnumgangandi hvørja ferð vit hava fingið sovorðni her uppskot til viðgerðar tá diskutera vit ikki um hefti eitt gott hugskot vit diskutera hvat er hetta fyri nakað vit hava kki alins fyriteg og tað haldi eg er ófatiliga keðiligt at løgtingið bara blívur eitt blástempulkontór av eoderektivum um bankaverðuna heldur skuldi mann sett seg fyri hvat vit vilja við føroyska bankagervi hvat vilja vit hava fyri at tryggja at teir eru stabilur í einum føroyskum búskapi og hvat vilja vit gera fyri at tryggja teirra atgongd til marknaðirnar úti í verðini taðer onkusvegna tað við teimum báðnum vit skulu hugsa tá vit hugsa at gera lóggávu fyri bankar eg og londini hava í forpliktilsi til at implementera tað lóggávu sum viðvíkja bankar tá tað kemur til regulering av tí frá brosell men tað eru vit slet iki forpliktaðir til at gera man seg tse tað upp sum at vit mugu antin vera við og implementera alt munsagt pá einanna tmáta øh men eg loyvi mær at ivast í um tað veruliga er so eg haldi tað er heldur tað at vit hava fingið sovor einsovorna forteljing í okkara høvdi um at vissu vit ikki implimentera hetta her sum danmark implementerar íkraft av at er ein limur í es so fær ees at steingja fyri føroyskt bankavirksemi í europa tað loyvi er mær ivast í nú eru tað til feldivís rættiliga nógv lond sum ikki er ein partur av es einki land yvir í amerikar er partur av es einki land í asa er partur av es einki land í afrika er partur av es men teir hava vælsaktans atgongd til tann europeiska marknaðin so ella so tað ger mann tí at mann hevur eina strategi sum eitur at mann vil uppnáa tað man kalla fyri ekvivalens htað er tann lóggáva sum skal til í tí heimahoyrandi landinum har mann regulerar fyri at hava atgongd til tann europeiska marknaðin taðvil siga tú implementerar ikki alla eslóggávu fyri títt land tá að kemur til bankalóggávu sum kemur frá tú tú implementerar tað tann partin sum skal harmonisera fyri at tú fær atgongd til eg nevndi í síðstu viku tá vit umrøddu løgtingsmál nummar áttaoghálvfems og níggjuoghálvfems sum eisini hevði við regulering av bankun at gera at tað eru tað eru lond til dømis veis sum hevur eina ætlan um ella eina strategi um at vit skulu hava eitt væl virkandi bankakervi tað er tað sum vit liva av í stóran mun sama er galdandi fyri luksumborg sum er partur av vegs h men vit implementera tað sum skal til fyri at vit kunnu virka á europeiskan marknaðinum og eg hugsi eit sidur up á sama máta um tað í hesum førinum hví hevur føroyar ikki sjálvandi nú er tað danskt málsøki men hví hevur føroyar ikki eitt politiskt forstáilsi um at vit gera tað sum vit haldi er neyðugt fyri at tryggja haldføri í bankakervinum í føroyum og so annars at tryggja at føroysku bankarnir hava atgongd til tann kapitalin í teimum regiliónum í verðini sum teir meta seg hava tørv eg loyvi mær at ivast í at treytin fyri at virka á europeiska fgjamarknaðinum er at implementera trý hundrað og sjeyogtretivu síður av tekniskum broytingum eg haldi nemliga hetta eru treytir fyri bankar sum virka í londum sum eru limir av es og vit eru nú einaferð ikki limur í es tað er tann eini parturin hetta her við at mann vil gjarna ella eg vóna at mann lógavu soleiðis at mann ið sum vit vildu tað politiskt tryggjaði føroysku bankarnar í føroyska búskapinum og gjørdi tað sum var neyðugt og ikki meira enn tað gjørdi tað sum var neyðugt fyri at tryggja virkisførið hjá føroyskum bankunum á øðrum marknaðinum og hitti so ein annar spurningur tað er hetta her støddar lutfallið í føroyum búgva áleið fýraoghálvtrýss túsund fólk vit hava tveir stórir bankar tríggir minni bankar og fleiri ferði um árið seta vit okkum her á tingi at samtykkja lógir upp á hundraðtals síður sum vit ikki hava alilsi yvir hvat fær av impligatiónir fyri føroysku bankarnar tað er í øllum førum mín meining og eg haldi at tað kann leggja eitt eitt eitt ovurstórt trýst á føroysku bankarnar tá tað kemur til komplains altso hvat skal til fyri at vera ein góðkendi banki eg loyvi mær at ivast í at allar hesar treytirnar skulu verða lúkarar fyri at kunna virka í í í í europa tað loymir altso ivast í eg giti ikki at usa fari eitt oderektiv sendandi at samtykkja vis teir vilja hava atgongd til kapital í europa sama galdandi við sjanghai singapor dubai eg giti at teir hava atgongd til kapital í europa hóast teir ikki implementera es lóggávu tað er nakað við at fáa teir partarnir at harmonisera sum skulu harmoniserast og tí havi eg eina ávísa skepsis rundan um hetta her at mann sósar seg inn í nakað sum mann ikki veit hvat er fyri nakað tað í sær sjálvum burdi verið nóg mikið til at verið eitt sindur kritiskur rundan um tað h og hitt er tað at eg haldi vit leggja eina alt ov stóra byrðu á ta føroyska føroysku bankarnar øog eg loyvi mæ t ivast í um teir kláraðu at lyfta ta uppgávuna sum vit áleggja teimum í kraft av at vit samtykkja hetta hesi ríkislógartilmælini

øhharvið er ikki sagt at hetta kanska sosinnihaldsmessa er sikkurt fínt hetta snýr seg um millum annað hvussu girðingsgrátrin skal vera hjá einum banka og forceldsaward tað er kanska itt sindur meiningssessa fará at diskutera út úti á sær men eg vóni bara at at vit standa eftir við hesum her at vit mugu arbeiða fyri hvat gevur meining fyri teir føroysku bankarnar og ikki verða eieitt eitt blástempulkontór her í føroyum fyri danska lóggávu sum ultomativt er europeisk lóggávu í persell sum eigur at verða galdandi fyri es limarlondini vit eru ikki ein partur av es og tað eru rættiliga taknemligur fyri at vit ikki eru og tá blíva vit eitt sindur óbeinleiðis av hesum her øh so eg vóni at mann vil gjarna arbeiða fyri tað sum tryggjar føroysku bankarnar í mun til hvussu teir virka í føroyum í tí føroyska búskapinum at teir eru haldførir at tað hava ikki verið skattagjaldarin sum kemur at rinda viss nú at tað gongur galið at teir bjálva seg til virstagongdi er galið men so annars at virka fyri at marknaðaratgongdin hjá føroysku bankunum er góð tað haldi eg er eðalmálið hjá hjá okkum og so mugu vit spyrja okkum sjálvi um hesar her hundraðtals síðurnar sum koma inn ímillum um tær eru til gaks ella til ampa fyri fyri tí
takk fyri hara formaður ja takk billjustin
takk fyri harra formaður ønokk so áhugaverttað sum bjarni kárasom petersen nevnir um at vit ikki eru limir í es og tí ikki hava fyrið neyðuni at implementera alla alla teirra lóggávu á hesum økinum men hinvegin so eru vit jú í einari sindur løgnari støðu tí at bankakervi er í danskt málsøki tað verður tað er tað er undirlagt danskari lóggávu o donskum fíggjareftirliti ogsovíðari sum er í es kervinum hvussu sær bjarni kárasom petersen tey viðurskiftini at vit hava í grundini danska lóggávu sum undirløgd eslóggávu sum regulerar føroysk
bankarnar
takk fyri hara formaður eg haldi sjálvandi tað er ein trupulleiki bæði í mun til tað at vit egentiliga fáa snúkt eullóggávu inngjøgnum bakdyrnar altso hetta er lóggáva sum vit ikki neytúrvliga taka undir við men tað er nakað sum vit fáa billa okkum inn í øllum førum er ein treyt fyri at kunna virka á í í europeiska fíggjarheiminum tað haldi eg tað fyrsta problemið taðn næsta problemið og nú blívur tað sjálvandi eit sindur meira edeologiskt ta tað at eg haldi ikki atbankalóggáva skal vera danskt málsøki líka sum eg haldi at einki málsøki skal vera danskt málsøki í føroyum øhtað er ein rúgva av lítlum mikrostatum sum hava eitt lítið fólkagrundarlag men sum hava ðsterkan fíggjageira tað bera sjálvandi tíverri brá av at tær hava kanska eitt sindur linar treytir tá tað kemur til bankalóggávu og ikki hesar høruðtreytirnar sum egsetur men tað prógvar bara at tað er ikki neyðugt at vera eitt land upp á hálvtrýss milliónir íbúgvar fyri at hava eina ein banka eitt bankakervi sum rigga væl tá eigur mann at kunna finna út av at gera upp á ein rættan máta so ja tað elvur til trupulleikar at at tað er danskt málsøki bæði við at mann implimentera egslóggávu sum hann ikki ntúrliga tekur undir við og tað blívur øgiliga tungt í mun til komplains so og so framvegis hin parturin er tað at dandonsk bankalóggáva pjøvist ikki at at natúrliga heldur at vera í føroyskum áhugamálum vit mugu seta okkum eitt sindur fyri hvat eg eri við vilja við teir føroysku bankarnar og ikki bara renna aftaná hvørja ferð tað kemur eitt eieitt ríkislógartilmæli niðri frá tí tey koma alla tíðina tað er tí at tað er fyriskipað soleiðis at vit ikki para utomatikk fáa tað impelimentera í føroyum men av tí sama so blívur tað eitt sindur sum eitt blástempulkontór at vit fáa lóggávuna til føroyar fimm ár seinni av einum landsstýrismanni og vit hava ikki ordiliga tíð ella innlit ella vitan til at bæði handla tað ella viðgera tað nso mugu vit bara tsrýsta á grønt tí vit havaiki alens yvir hvat tað merkir at trýsta r æft

framsøgufólkini hava greitt frá hvatið liggur í hesum uppskotinum oh eg hugsi

et siga pakkarnar til viðgerðar í tinginum teir snúgva seg jú um trygd og eftirlit og eftiransan og sovíðari og eg havi hug at spyrja hvør skal verjast ímóti hvørjum og hvussu hevur tað eydnast øll hesi árini síðani mann byrjaði veruliga at lóggeva upp á hendan mátan altso er heimurin blivin betri eru eru fíggjarviðurskiftini í heiminum blivin betri eg haldi ikki altso vit eru í dag vitni til at til eitt kríggj hvar russland hevur fíggjað sítt kríggj við milliardum úr es úr vesturheiminum selur gass og olju til hesi londini og vit vita hvussu korupt russland er tað er jú hevur verið almenn kent í nógv ár hvussu í ríkir oligarskar eru blivnir ríkir við tað at statsognir eru blivnar til privatognir hjá teimum og hvussu teir hava gjørt innrás í okkara parti av heiminum hvussu teir keypa upp ognir og dusa sær í vesturlendskum samfeløgunum vælstuðlaðir av europeisku bankunum eru kanska stórir fondar undir europeiskum bankum og hetta er alt ein partur av tí sum es stendur fyri tað eru ein øgiliga øgiliga skríggjandi andsókn í øllum tí og nú skal es seta tiltøk í verk ímóti russlandi og nú nú hava vit ikki ráð til tað tí at vit eru so bundin og tengd at russiskum gassi og oljumilliardum og tað útstillarhaldi eg mótsøgna tað at es vil vera so fantastiskt tá tað kemur til at verja peningakervi verja ognirnar hjá tí einstaka verja eftir ansa at alt fer rætt fram altso vit taðtað er bara nøkur heilt áfá ár síðani at danski bankun var tann stóri luttakarin at hvítvaska milliardir úr russlandi inn í europa og danski banker kanska ein tann ein stórur aktørur í øllum hesum her at at vera trygdin fyri pengunum hjá okkum øllum so t hetta er ein altso í mínari ein øgiliga stóri mótsøgn altsum tað

at at taka tað í álvara at at tað verður lóggiviðupá hendan mátan tí skil í heiminum serliga hvussu pengar flyta hendur og hvør ið situr á pengunum og hvat ið tei verða brúktir til tað er kanska verria nakrantíð og vit kunnu spyrja hvør hvør fíggjaði eisis og teir teir skríggjandi ræðuleikar tá ið icis forfylgdu hundraðtals milliónirnav menniskjum í í eitt eitt langt áramál hvussu varð tað fíggjað hvar komu teir pengarnir frá og hvønn leiklut høvdu bankar og hvussu fingu hesi hesir terroristarnir fatur í pengum millum annað ígjøgnum gjøgnum at selja halalslaktaðar vørur í øllum europeiskum handlum hvar eru vit hvør einasti hevur verið við til at fíggja teirra ræðuleikar ígjøgnum hesi systemini sum eru sett upp og es er størsti garantur fyri at øll sy systemini fungera væl og trygt men úrslitið er ræðuligt í nógvum førum eg haldi at tann stóri taparin ofta er palluba og marsanna altso í dag er tað soleiðis at skal tú ferðast so skal mann næstan av við øll klæðini uttan undirklæðini tá tí at mann skal kanna so væl ígjøgnum allar trygdarskipanirnar sum eru skal eg taka tíggju túsund krónur út so skal eg standa skúlarætt yvir fyri bankunum og forklára hví eg skal taka tíggju túsn krónur er uppaftur verri vissi eg skal seta tíggju túsund krónur kontant inn so havi eg vissi vissi ikki klára at forklára hvar havi fingið pengarnar frá so havi eg ett veldu problem fyri bankunum og tað er tann lítli tann lítli leikarin í hesum tú og eg pallupá og marsanna men teir stóru leikararnir teir spæla akkurát líka frítt hóast vit hava hesi her lóggávuni so eg havi verið við til at at góðtikið og og stempla fyri nógvum av hesum her lóggávupakkunum og vit fáa ikki gjørt øðrvísi men í veruleikanum haldi eg at visti mann visi mann hyggur omaní frá og niður so so er myndin øgiliga kontrastfull
takk fyri harra formaður so fær landsstýrismaðurin orðið
ja tað er bara nakrir dagar síðan vit høvdu eitt uppskot sum sum luknaði hesun her upp á tann mátan at tað hevði við við bankaskervi at gera og og tað tað er faktiskt tað sama sum kemur fram í dag har ið ið fólk hugleiða um ymiskt og eru øgiliga ivasom og og ótrúgv og tá ið tað so kemur stykki so so verður atkvøtt fyri

tá ið nú r nakrar spurningar settir sum eg tonkti kanska taka eitt sindur í fyrst tað er hetta her var hetta er rættiliga rættiliga innvikla lóggáva og onkur hevur verið inni á nøkrum tættum tað standa í almennu viðmerkingunum eini seks høvuðstættir hvat ið htta snýr seg um og annars skal mann eisini leggja sær geyma hetta er øgiliga nógv tekniskt men tað bleiv spurt um at um ta ikki hevði verið eitt hugskot ella mann spurdi landsstýrismannin kanska beinleiðis um at fingið kanska eina framløgu í í vinnunevndini har ið ið fólk kundu komað greitt eitt sindur nærri frá enn enn vit vanligu fólk klára og tað skal eg gera mítt til fyri at fáa tað sett í verk og tað aðtað tað tað ljóðar tað ljóðar skilagott so tað skal eg gera alt fyri at kunna fáa eina framløgu og har ið so fólk kunnu seta spurningar

tað bleiv eisini spurt eg halda bjørt samuelsen hevði faktiskt eina tveir spurningar tað er tað at um um hetta gerst lættari ella tyngri hjá føroysku bankunum aftaná hetta

og tá ið mann sigur at vit áleggja bankunim eftr her so eru tað bankarnir sum ynskja tað tað tað skulu vit altso bankarnir ynskja hetta her tað e ikki við sum áleggja teðmum øtað er eitt sumeg veitikki tað eiti krigfisk ta tað tað ljóðar eitt sindur sumd keðiligt kvikkviks men men tað ger tað lættari hjá føroyskum bankum tað bleiv í samband við tá ið covi herjaðip á tað harðasta so so fær mann inn og skal líka sum gera tað lættari at lána pengar út til smærri vinnufyritøkur smærri og miðalstjórar ger tað lættari tavil siga bankarnir eru ikki so heftir tá ið teir skuldu læna tað tað er eitt sum ger tað lættari og so bleiv tað eisini spuryt um teir føroysku bankarnir hesir siðfribankarnir eru betri bjálvaðir enn teir donsku og tað eru teir teir eru nakar betri bjálvaðar enn enn teir donsku og tað ikki eru danskir myndugleikar av tí eg haldi billiustinusen varin á tí eisini theta er jú donsk lóggáva og so leingi sum tað er donsk lóggáva so er tað nøkur ting vit hava fyriat halda okkum til og so kannmann vera samdur ella ósamdur við bjarna kárasum petersen um at mann mann skuldibara havt eitta til føroyska lóggávu so so var tað jú munandi ørvísini men nú er tað donsku lóggáva og har er tað soleiðisnar at føroysku peningastovnarnir hava ein taman kallar fyrhensar en eyka buffara men eg haldi eg eg fari ikki skeivur tá ið ið tað kanska eru

siga teir er ett sindur betri pálstraðir vit hava ein búskap sum er øgiliga svingandi og kanska sárbar og so eru tað nakað eyka so vit eru eitt sindur betri bjálvaðir sór føroysku og ja so hevði eg hesa viðmerkingina at tað e ikki nakað sum vit áleggja tað eru bankarnir sum ynskja tað so er tað verið tosað um es og ikki es danmark er partur av es vita ikki tað vita vit men tað ikki bara eslond altso bæði ísland og norra leggja seg øiliga tætt uppat hesum her eisini tí at teir ynskja ynskja at hava hesa her lóggávuna eg skal ikki siga teir hava tað akkurát men men teir leggja seg heilt tætt uppat hesum her hetta kemur í gildi mannsigur um um um eitt ár ella so so má mann siga at mann mann er í góðari tíð og á síðu trý hundrað og tveyogtretivu og trý hundrað og trýogtretivu av trý hundrað og sjeyogtretivu har stendur ein stuttur samandráttur hvat ið hendan her lóggávan inni ber og eg haldi at vistmannin lesur tað so so haldi eg mann kann hvussu er síggja at at hetta her skerjir ikki teir føroysku peningastovnarnar til dømis smáir peningastovnar kunnu enntá fáa tað lættari við fráboðani at teir skulu heldur fráboðan enn ein hálvorliga so tað eru nøkur ting sum gera tað lættari men annars er tað mest tekniskt og visti mann lesur so so eru matematisk tear sum næstan víðari komin tað skal eg geva rætt í so eg skal gera mítt til fyri at ein framløga verður av av fakfólki fyri fyri vinnunevndini tá ið tað kemur hartil

helgi abramsen eina viðmerkingja hara formaður nú nevnir landstýrsmaðurin hetta her at føroysku bankarnir eru betri bjálvaðir enn teir útlendsku tí vit hava ein eyka buffar inni hv hesu buffarin teirir sjálvandi teir skulu virka sum oislenst hitaanikk at bankin skal ik kunna søkka og sovorðu skip hava ofta tað við at søkka so eg veit ikki hvussu nógv mann kann bjálva ella tryggja sím at tí meneg hugsi um hesin eyka buffarin sum jú bindur nógvar pengar eisini er hann stovnaður eftir boðum úr føroyum ella er hetta nakað sum komið uttanfrá ini yvir okkum tí at ta er væl landsbankin ella váðroy í føroyum sum sum kemur við góðum ráðum til til tái skuð standa fyri tí uttanlands so so so mín spurningur er altso hava vit úr føroyum biðið um at fáa ein eyka buffará sum bankarnir sum faktisk ein byrða
væntaðni takk fyri meg
magnus rasmussentakk fyri harra formaður skal eg landsstýrismaðurin altíð ansa eftir væl hvat hann sigur so at eg eg tori ikkiat fara at gita um hatta ha men so tað tað haldi eg ikki e fari at gita um tí men hatta kunnu kunnu vit so finna út av í í vinnunevndini men teir eru nakað betri bjálvaðar teir føroysku og teir føroysku peningastovnarar hava havt ynski um at fáa hendan her buffarin lækkaði han eitt sindur og eg v verið eisini í forhandlingum við við danskar myndugleikar um hetta her men tað er so ikki boriða mál tí at neftuppheta her við at vit vit hava eina øgiliga viðbriknan búskap tat sveiggja nógv og tí verður mett at at tí eiga vit at vera eitt eitt sindur betri bjálvaðir enn enn tað og so eitt annað tað er tað at bankarnir kanska eisini eru smáir takk fyri
ja takk fyri so var hetta orðaskiftið liðugt er ikki fleiri sum hava biðið um orðið og hetta málið verður beint í vinnunevndina til víðari viðgerð síðani koma vit til tað næsta málið á skránni til løgtsmál nummar fimmoghálvfems til fyrsta viðgerð uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um náttúrufriðing taelr striking av friðingarheimildum og annað sum tað stendur náa orsaka og saman við sjálvandi við løgsmál nummar seksoghálvfems uppskot til løgtingslóg um náttúruverni náttúruverndarlógini hesi málini verða beind í nei verða viðgjørd saman og beind í rættarnevndini iskul biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað kristian andreasen fyri javnaðarflokkin er tað kristianna vinter poulsen og fyri sambandsflokkin helgi abrabsen bjørt samuelsen fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og ruttvang fyri framsókn og kristian
takkfyri hara formaður tað er uppskot til løgtingslóg um náttúruvernd og so eisini aðrar fylgibroytingar av tí verandi lógini um náttúrufriðing sum er til viðgerðar hetta er eitt stórt mál hvar ið tað verðurlagt upp til at vit fáa eina nýggja náttúruverndarlóg ar galda fyri føroyar føroyar hava eina vakra náttúru og vit eru við at flíva eitt ferðamána land útvúglingurin í samfelagnum er stórur so tað er týdngur av stórum týdningi at vit hava reglur at at verja okkara náttúru og henda samgongan hevur sett sær fyri at røkka nógvum málum á hesum økinum millum annað við at leggja fram uppskot til eina nýggja náttúruverndarlóg vit hava eisini ein ein veðurlagspolitikk á skrá sum kemur vit hava eisini uppskot um hvar komi uppskoti um gongd í haga og vit hava ásett við tí grøna umleggingini á orkuni hjá okkum eg hoyri í gjár at landsýrismaðurin arbeiðir við eini kunngerðum burturkast sum kemur í gildi og og sovíðari so henda samgongan hevur sanniliga ikki ligið at latið síðuni við at verja náttúruna og syrgja fyri teimum grønu virðunum í samfelagnum og tað eri eg glaður fyri tí thetta er tiltrongd eg vil líka siga tað at vit hava eina náttúrufriðingarlóg frá hon er frá hálvfjerðs men uppskotið til ta lógina gongur heilt aftur til ítjan udraðgníggjuoghálvtrýss so tað eru nakrar øgiliga gamlar reglur vit hava í gildi í føroyum men allíkavæl haldi eg tær hava virkað væl tíøll vita tað at umsitingin av regluma higartil við at byggja uttan fyri bøkararnar í náttúruumhvørvinumog suvíðari tað hevur verið umsitið rættiliga restrektift also tavil siga at mann hevur jú við verandi lóg eisini klára at skána landsløg og og og økið uttangarðs og so víðari við tí verandi lóggávu við teimum friðingarnevnduum bæði teimum staðbundunu og tí yvirfingar nevndini vit hava havt og hon hevur eisini havt eitt eitt praksis sum hevur gjørt tann møgulig at útbygv so tað verða vereitt sindur av pragmatismu í tí sum yvirfingarnevndina hevur lagt fyri dagin og tað mátað vera altso friðingar reglurnar umuga ikki vera so restrektivar at tað forðar fyri útbúgging av samfelagnum men hin vegin skal útbyggingin ikki bara henda púra fyrilita uttan fyrilit fyri náttúruni og eitt gott dømi um hvussu friðingarmynduleikarnir hava honterað er til dømis hjá cev sum hava framtíð stór inn sigu við náttúruna men tað evu verið neyðugt fyri samfelagið að vur havt stóran samfelagsligan týdning og so hevr man roynt við tí umsitininsum her verið at lata tað fingið minst møguliga ávirkan á á náttúruna og eg veit frá frá yvirfingarnevndini at teir ganga høgt upp í at varðveita og samstundis taka atlit til útbyggingina a samfelagnum so alt hetta her hevur nakað við eina avleiðing ann gera millum menning á samfelagnum økonomisk aturlit og so atlit til náttúruna tað má vera eitt tað má vera eitt eitt samspæl ímillum har sum sum gera at vit fáa nakrar reglur sum sum er hóskandi bæði tá mnn kal taka hendsin til til náttúruna og tá man kal taka hendsin til útbygingin av samfelagnum vit mugu ikki fella bara ta grøvina at nú kann eini nú kan einki henda og vit hava havt onra tentendens til at uppliva sæskipa ta síðsta hvar ið mann hevur verið øgiligani øgiliga øgiliga drúgvari tilgongd við at finna útav hvat er loyt vi ikki loyvt og tað hevur so skatteg kanst man siga okkara yvirorðnaðu endamál kanska eisini til dømis en ein matstøva sum koks at hon ikki kann fáa ting avgreit í føroyum mnmá flyta til grønlands tí mannikki fær fær in avkláring í føroyum tað er eitt dømi um at mann ikki kemur á mál tí at ikki ikki ikki nóg gott samspæl ímillum tey atlit mann tekur í í sjólvum henda her hetta lógar upskotið tað byggir á forskelligu ting sum eisini er hent á altjóða økinum tað varur sagt í viðmerkingunum at mann í tvey túsn og fimtan tá samtyktu eystirlimalondini at ein sáttmála um at geva heimsins íbúgvin at virði i lív og at fremja burðardygga vakferð so jørðin verður latin í komandi ættarliðum í góðum standi tað er sovar fingið ligt tað undu øll taka undir við og so so hevði mann ein ein sáttmála eystursáttmála um lívmargfeldi í riti sjonera í tveyoghálvfems fólkatingið setti henni gildi í í danmark við trýoghálvfems og hann eisini kunni í gilda í

er einki hent á tí føroysku økinum og í tvey túsund altso taðvil siga tveyogtjúgu ár síðan bleivein arbeiðsbólkur settur at lýsa støðuna og koma viðein uppskoti til eia eina lógaruppskot og arbeiðsbólkurin lat so eitt álit á hondum í tey túsund og hann staðfestir at náttúrufriðingarlógin frá hálvfjerðs ikki var nøktandi men allíkavæl hendi einki í seytjan kom undanfarna samgongan vi ein uppskotið sum lagt niðan løgtingið men tað havri lagt fram so mikið seint at eg haldi at at tað fekk ikki ta tað viðgerð sum var vit høvdu tað fyri í í tvey túun og nítjan og tað fall tað uppskotið sum undanfarna samgonga kom við varð bygta á eina norska lóg

vit hildu tað at í samgonguni at hon var alt ov umfatandi alt ov torskild og heva eittheilt kapittul í lógini sum vit møttu stetk kundu brúkast og tí eisini tí at samgongan sett sær fyri í samgonguskjalinum at kom íð uppskotið til eina løgtingslóg um fyriritking á margfeldini í náttúruni og at

og so hava vit uppskoti her á borðinum og tað er væl og virðjið ígjøgnum gingið av teimum sum hava fyrireikað lógaruppskotið yvirorðnaði sæð kannmann siga tað at vit sleppa ikki yvirfingarnevndunum og teimum staðbundunu friðigarnevndunum tær koma framvegis at viðgera byggimál í atliti til til til friðing soðsan vit varðveita bæði yvirfingarnevndina og tey staðbundu nevndini meðan men samstundis gera eina eina eina eina náttúruverndar umsiting sum eftar uppskotinum verður løgd til til umhvørvisstøvuna at umsita og lógin gevur so myndugleikunum eina røð av heimildum alttil vernd av náttúruni og margfeldin í náttúruni og til verndar djóralívi plantum og so víðari og lógin gevur myndugleikunum nøkur amboð sum myndugleigin ikkihevur havt fyrr og tað haldi er er gott og tað verður sagt í uppskotinum er at tey tiltøk sum skulu gerast tey skulu byggja á vísindaligari altso tað skal vera vísindaligt spaseraðar avgerðir og ikki leikfólk sum skulu taka avgerðir og tí skal altíð væl iviva sum verður sett í verk

tað sum tað sum tað gongur út uppá er at mann at mann fær nakrar heimildir

hvussu mann mumgangsnáttúruna fkama tekur úr náttúruni tað er bæði dýr plantur eisini fremmanda lív verður hvussu er tað við at innportera at fáa fáa at fáa fáa fremmandi elementir inni í náttúruna tatað verður eisini rekulerað og útseting í náttúruna og sølu og sovíðari og eitt sum eg haldi vera áhugavert tað er tað at mann nú hevur greiðar heimildir til at seta í verk økins vernd tavil siga at seta verndarøkir av sum erður serliga útsett sum er serliga vøkur og sum kanska hava eina serliga náttúru kanska eina vistfrøðiliga skipan sum er r sermerkt og sovíðari soðjar at vit kunna lýsa verndarøki burturav í hesum her endamálinum

man hevur aðrastaðnis national parkir eitt gott dømi um ein nationalpart í føroyum vildi verið kanska lýst koltur sum eitt sum ein nationalk og og so hevur ann eisini heimild til at seta serliga skipanir í verk vivítjandi varðveita einav landsløgum og eisini serligir nátufriðingarøkir sum kunn hugsast at vera verða serliga varðveitingarvert

um mann gevur nøkum amboð í lógini til at kunna hondheva taer jámótiendurgjaldi til eigaran og eisini við møguleikan við ognartøku og sovíðari og tað evð eisini ikki ikki seriandi altso tað reglurnar eru ikki nógv boyttar ímut til verandi reglur so tað fer ikki at verða vra eg meti ikkia taðferat vera nøkur stór inntriv fyri eigararnar men men tað kann í ávísan mun ávirka brúkið hjá teimum sum eiga jørð uttangarðs sovíðari ment eg haldi hetta er eitt stórt framstig og hetta skal viðgerast í rættarnevndini lógarteksturin er framvegis eftir míni metan eitt sindur torskildur haldi eg tað er nokk so tungt at lesa hesa lógina men vit fara í rættarnevndini at at viðgera málið gjølla og fóra eisini at hava tær hoyringar sum neyvar
takk fyri formaður
ja so er tað viðmerkingar bjørt samuelsen fyrsttakk fyri khristian andreasen vísti á at náttúrufriðingarlógini virka væl tað er ikki heilt tað sum verður sagt í hesum uppskotunum har verður faktiskt sagt at hon er ótíðarhóskandi og mann vísir eisini á at mann brúkar ongantíð hesa friðingarlógina til at friðja tað er sært tað hon verður brúkt til øtað er eg vet ikki hvussu nógv ár síðani seinasti mann hevur friðann nakað sum helst men tað sum kann undra okkum tað er nú um mann brúkt tveye tólvt ár upp á at fáa uppskotið hjá siristenberg niðan aftur í løgtingi um at heva so tikið kappittu tvey úr men so eru fleiri sovnar undir landsstýrinum sum beinleiðis siga at hetta er ein verri lóggáva mentamálaráðið sum hevur tjóðsavnið skrivað beinleiðis atttnáttúrua fer at verða verri vard við hesari lóggávuni enn við verandi lóggávu eg aflaiða spyrja christin andreasen hvussu ber tað til at mann upp á tveyeittthólvt ár ikki hevur klárar onkursvegna at fáa tey sum arbeiða við hesum økinum at semjast um eina lóggávu tí hetta setur jú okkum øll í at ein øgiliga trupla støðu tá ið tey koma slíkk hoyringsskriv frá stovnum beinleis

ja so er tað christian andreasen gersuvætakkfyra formaður eg var kanska eitlítið sindur malskur í áðmi altso tað sum eg segði virkaði væl við við friðningarnevndunum tað er tað vit varðveita nembdi í samband við bygging og og og og ta skipanina við lokalum staðbundumfriðingarnevndum og yvirfingarnevndini og tað hevur virkað væl í praksis tá teir hava megnað av at at varðveitt náttúruna sum gottsum ø ogtaðer rætt sum sum tað verður sagt at tað manglar ihj vijað tann parturin sum eitur náttúrufriðing sum mann hevur kunnað gjørt í ver andi lóg við at landsstýrið kann heita friðingarnevndina og so ásata við kunngerð tær heimildir hava bar ikki veið brúktar hví tað ikki verður brúkt eg veit ikki men tað er tað sum mann nú konsentrera seg um við tí nýggju lóggávuni er at fáa tað sett í verk í system soðsn r tað virkar óavhanguti á friðingarnevndini og eg havi ikki sum so sæð nakað so negativa umrøður a hasum her hoyringunum sum hava verið eg skiljiki origan hvat ið bjørt samulsen meinar við tá hon sigar at tað hava verið myndugleika undir landsstýrisð sum mælir ímóti lógini men men men tað fara vit so at kanna nærri í

ja takk so er tað johannes joensen sum fær viðmerking ger su væl takfyrhrar formaður ja sjálvandi skulu vit kunna útbyggja samfelagið frameftir men tað kunnu vit gera við at taka atlit til náttúruna sum khristin andreasen eisin vísir á eg hugsi bara at tað er øgiliga skilagott at varðveita staðbundu nevndirnar eg hugsi at tað var eitt dømi í vágum um fjallavatn sum mann mundi tikið til vatnorskuútbúgging sum tíbetur ikki bleiv gjørt og tað vartí at tær staðmundu nevndirnar harðliga mótmæltu og tað hevur so gjørt tað at vit hav kunna varðveitt tað økið sum eitt náttúruøki sum er sera sera týdningarmikið fyri føroyar tað vil eg siga nú fyri framtíðina og tí er tað viktigt at tær staðmundnu nevndirnar hava nakað at siga eg hugsi a nú fær landsstýrismaðuin nógvar heimildir kann kristian andrerassen upplýsa hvussu stórar
geldurnar blíva á tí hasunum takk fyri
ja takk ger so væl kysi andreasen takkharhar formaður eftir tí upskotinu sum fyriliggur so so fáa tær staðbundn friðingarnevndirnar og yfrigarnevdum tær somu heimildinar sum teð hava í dag tá að snýr seg um bygging meðan friðingartiltøk og so víðar sívíðari og alt tað sum skal til atverja nátir náttúruna tað verður ein partu avhsa her lógini sum er nú so vit vit varðveita tar staðbundu nevndirnar og tað haldi eg er øiliga gott og yvirfingarnevndina til at vera kærumynduleika
taða sum tað er í dag kann mann siga takk yri formaður
ja takk so er ta hens agreasensum erna viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi at røðarin khristin andreasen greiddi væl frá uppskotunum ella lógini og eg haldi eisini at tá mann hevur tosað um hetta her við at varðveita og at í sambandi við bygging og útbygging av samfelagnum so haldi eg sjálvur at tað hevur verið faktiskt nokk so nógvur kritikkur ógrundarkritikkur haldi eg sjálvur av tí sum hevur verið tí at nú kennir tað frá tí kommkommunalu síðuni hvar mann hevur havt samskifti við friðingarnevndina og ta sama yvirfriðingarnevndina og eg haldi at tað hevur virkað væl og tað hava dugað rættiliga væl at tikið upp á landsanni millum at varðveita ta ta náttúruliga í í í umhvørvinum og so tann partin nemliga tað at tú sum myndugleik sum kommuna skal kunna gera eitt ella annað fyri at byggja samfelagið út so út frá tí haldi eg riggar væl og tí haldi eg at hetta er eisini eitt gott uppskot og og ella góð lóg ogog
ja takk
ja takkfyri forimaður ja eg haldi eisini tað sum hsaria jesun sigur at tann partin av virksemini hjá friðingarmyndugleikunm sum hevur verið í dag við teimum staðbundnum nevndunum og yviringarnevndini saman við útbyggingar og byggingar hevur virkað væl og tí erivivea varðveita tað tær reglurnar tað vit vita øll sum hava við byggingargera at tað er ikki nevnt at fáa eitt byggiloyvi uttan gars næmist að møguligt og tað hevur verið restrektivt tað skal tað vera men eisini vita við tað a tað hevur veri allíkaverið møguligta útbygi samfelagið skynsavnt higartil og tað er jú eisin at hend nógv nógv betran á eisumí vøklinum gjøgnum ár og dagar altso men ikieg bara farið á fjøruti rættar tíðina hvar tað lá eitt eitt ruskpláss av hvørjum tangal s verðar svíðari so eru føroyar altso ei trossalt komnar nógv longur framaleiði í dag enntey vóru fyrr eisini eisini við at tað planlegging sum kommunar hava sært fyri í saman við byggimál ogsum
víðari takk fyrhra formaður ja takk so er næstur at røða kristianna vinter poulsen ger so væl
ja sum kristian andreassen eisini var inni á so eru tvey uppskot til viðgerðar tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um náttúrufriðing og her snýr tað seg primerkt um striking av friðinmidum og annað umframt uppskot til løgtingslóg um náttúruvernd sum er náttúruverndarlógin og tað er tað lógina eg mest av øllum fari at tosa um endamálið við lógini um náttúruvernd er at røkja morgfeldið og tær vistfrøðiligu tilgongdirnar í náttúruni bæði fyri náttúruna sjálva og fyri náttúruna sum grundarlag undir burðardyggum virksemi tilfeingi mentan heilsu og trivnaði hjá føroya fólki nú og í framtíðini og eg haldi at henda orðingin vísir okkum hvussu viktig náttúran er fyri okkum øll hvønn tan einasta dag khristian andreasen var inni á teimum lóggávunum sum hava verið áðrenn so tað fari ikki at gerast nógv burturúr men galdandi lóggáva er frá nítjan hundrað og hálvfjerðs og lógaruppskotið er sum tá var galdandi sum eg galdandi í dag varð gjørt í hálvtrýssunum

so tað er eyðsæð at ein nýggj lóg er harðliga tiltrongd og sum kristian eisini nevndi so hevur arbeiðið verið í gongd longur frá tvey túsund so tað vísir okkum eisini at tað ikki yvirhøvur er ein einfald loysn at finna tá ið mann skal áseta lóg um náttúruvernd her er øgiliga nógv máltstríðandi áhugamál sum eg eisini fari at vísa á

men hetta uppskotið til løgtingslóg um náttúruvernd er ein stytt og tiliga útgáva av uppskotunum til morgfeldislógina sum varð gjørt undir seinastu samgongu við siru stenberg sum landsstýriskvinnu tá so nú so hevur norska

verandi lóggáva hevur serligt fokus á vakurleika og á tað sjáldsama sum er í okkara náttúru sum vit øll haldi eg vita er okkara náttúru meðan hetta uppskotið sum vit nú viðgera tað leggur dent á burðardygt brúk og verju av margfeldunum í náttúruni tíðirnar broytast og soleiðis skal okkara lógarverk eisini broytast lógini verður ti hoyringar og væl fleiri enn fjøruti hoyringspartar hava fingið lógina til ummælis umframt at uppskotið hevur ligið á almenna hoyringarportalunum hjá landsstýrinum og innkomnusvarini eru viðgjørd og tað er so so og so er støðatikin til um lógin er tilagað sambært hesum hoyringsskrivinum so alt hetta tað kann síggjast í einum skjali sum liggur við í málinum eg haldi tað er heilt týðiligt at eitt stórt arbeiði er lagt í at gera hetta lógaruppskotið so eg haldi tað at bæði tey í heilsu og innlendismálaráðnum undir síðstu samgongu og tey í umhvørvisvinnumálaráðnum í hesi samgonguni sum hava gjørt hetta stóra arbeiðið hava tøkk uppiborna tí tey hava veruliga veruliga ja tey hava gjørt eitt stórt arbeiði

so havi eg hug at siga eitt sindur um tað aso at fólk flest í føroyum eru alt annað enn líkasæ við náttúruna haldi eg at tey nógvu innkomnu hoyringsvarini eru dømi um sjónarmiðinir sum koma fram tey eru spenna øgiliga víða og verða førd fram við eldhugaðum og sannførandi orðingum dømi bóndafelagið og óalsfelagi mótmæla harðliga at uppskot verður samtykt tí tað eru andsókn við grundlógina og tað er tann størsta ognartøkan síðani kongsjørðin varð tikin frá katólsku kirkjuni so her eru kenslur úpp á spæl meðan aðrir hoyringspartar fegnast um uppskotið til dømis nevnir havbúnaðarfelagið tað henta við grein fimm sum ásettir at tiltøk eftir lógini skulu vegast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsáhugamálum

føroya fuglafrøðifelag førir hinvegin fram at júst henda grein fimm sum havbúnaðarfelagi fegnast um g hon ljóðar soleiðis tiltøk eftir hesi løgtingslógini skulu vagast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsá áhugamálum fuglafrøðifelagið metir at henda ásetingin er ógreið og at henda greinin í stóran mun leggur upp til at náttúran fer at tapa eina og hvørja ósemju har fíggjarlig áhugamál eru pilleikinum og hesini dugi eg faktist væl at fylgja men eg vóni ikki tað verður so eisini førya náttúru umhvørvisfelag sum saman við felagsskapinum ringrás er eisini ein umhvørvisfelagsskapur hava sent inn hoyringsskriv og tey vísa á ta óhepna í orðingunum sum eg endurgevi tá ið týðandi samfelagsávamál gera tað neyðugt kann landsstýrismaðurin kortini geva loyvi til virksemið henda orðingin verður nevnd rættiliga ofta uttan at nágreina hvat talan er um so hesir felagsskapur eru millum fleiri hoyringspartar sum vísa á at landsstýrismaðurin far ov stórt vald eveit sk hvat magnus rasmussen landsstýrismaðurin sigur til tað men tað kundi eg hugsað mær at hoyrt hansara hugsan um eitt annað afturvendandi ynski tað er at nágreina at náttúran hevur eginvirði altso náttúran hevur virið í sær sjálvari og at hetta virðið ikki er treytað av vinnuligari úrtøkum tí er tað ikki nøkur annsøgn í at verja náttúruna við støði í tørvinum hjá menniskjum og so at verja náttúruna tí at náttúran hevur egin virðið er púra samd við hesum her og lógaruppskotið skal tryggja at náttúrumargfeldið verður vart eisini uttan at tað er treytað av nýttvirðunum her eru nógv áhugaverd hoyringsskriv haldi eg og tey vísa okkum hvussu torført hetta arbeiðið er og allarhelst eisini eru tey orsøkin til at arbeiðið verður so drípt ttanmentamála kemur við einum lemjandi hoyringsskrivi har eru sera atfinningarsom bæði í mun til hetta við at landsstýrismaðurin er kærmyndugleiki og lættliga kann koma at vera umboð fyri báðar partar tí at hann umsitur ferðavinnu landbúnað umhvørvisog orkumál hetta er alt øki sum kunnu vera máltíðanda

vandið verða fyri at náttúran ikki verður nóg væl vard tá ið valið kann standa ímillum náttúruvernd í mun til vinnumøguleikar innan fyri til dømis orku og landbúna sum landsstýrismaðurin eisini umboðar so eisini er uppskotið hjá uttanríksu ogog mentamálaráðnum av tjóðsavni náttúruverndarfelagsskapur og friðingarnevndir fáa lógartryggjaran ummælis og kærrætt og kunnu krevja steðgandivirknan tí at avgerðir uttan nøktandi fyrilit fyri náttúruni kunnu hava við sær óbótaligan skaða sum bjørt samelsen longu hevur víst á so førir sama málaráðfram at teirra meting er athetta lógaruppskotið ikki styrkir náttúruverndin í føroyum og at tað kann vera vand fyri at náttúruverndin við hesum uppskotunum kann vikna munandi men eg hugsi at hesa hesa árrustuna fara magnusi rasmussen og jens arana at taka teir hava tikið manga mangaðárussuna higartil so meni ja umhvørvisstovan sum eisini skal umsita lógina harmast um at tann týdningarmesta ásetingin sum var í uppskotinum um náttúrumarfeldislóg frá mars tvey túsund og nítjan er tikin úr uppskotinum at allir myndugleikar skulu taka atlit at náttúruni sum grundarlag og meginreglu tá ið avgerðir verða tiknar hetta metirumhvørvisstovan er óóheppið henda ásetingin at øll veiða skal vera burðardygg hon er eisini tikin úr av uppskotinum so hetta er at taka at tretkja nakra tenn úr úr náttúruverndini nei eg nái tíveri ikki at koma inn á øll hoyringsskrifini men tey eru spennandi og sera áhugavert vist tutt fara o eilend hevur eitt t veruliga eisini gjørt

og tey skjóta millum annað upp eitt náttúruverndargjald sum verður álagt útlendskum ferðafólki og hetta kann so verða brúkt til átøk sum verja náttúruna men sum heild haldi eg at vit hava brúk fyri hesi lóggávu og eri øgiliga glað fyri at hon nú kemur í

átta og níggju eru heimeldir til at áseta reglur fyri tøku av ryggleysum landstýrum mín vón er at hendan lógin ikki verður ov ryggleys til at verja ta náttúru sum vit øll ynskja at verja sum vit øll veruljiga eru góð við men lógaruppskot fer so í rættarnevndina og eg ivist ikki í at tað fær
heina góða viðgerð so takk fyri ja takk so eru tað viðmerkingar til røðaran
fyrsti verður jóhannes joensen gert tú væl akvara formaður ja røðurin kemur inn á náttúru móti vinnu útbúgvingum og annað tað sum eg síggi við tí er tað at tað kunnu vera nakað tvístøður sum koma fram tí at ein vinna sum virkar røðstjórin er eisini ferðavinnan og ferðafólk koma jú henda við fyri at síggja vøkru náttúruna og kanska óspildu náttuna so kemur hann ikki um tí tvístøður hvussu mann skal skipa viðurskiftina og tí er tað má mann taka atlit til til øll viðurskiftir at stava síðan náttúruna vinnurnar sum eru eisini um tað vil siga ferðavinnu eisini og sjálvandi uppbyggingar sum eisini eru neyvar so tað verður soleiðis sum at mann ræðir millum tey tey økini soleiðis hvussu mann ræð

ger so væl kristianna vinta poulsen takk fyri tað formaðurin heilt vist og tað er júst hetta sum vilstu fara eilands øgiliga væl haldi eg ger greitt tey koma nemliga inn á greiða samband sum er millum ferðavinnu og náttúruvernd hesi bæði hanga óloysiliga saman tí tað er náttúran sum er tilfeingi hjá ferðavinnuni og tí hevur ferðavinnan øgiliga stóran áhuga í at verja hetta tilfeingið og tey ynskja altso wisufara iland ynskja at føroyar verða undangonguland í burðardyggari ferðavinnustýring og náttúruvernd tí í dag siga tey at vit eru eftirbátur við eini tilvildarligari og reaktivari umseting hvat ið náttúrufriðing viðvíkur og orsøkin er at tey neyðu amboðini ikki eru til staðar at verja náttúruna so lógin í sjálvum sjálvari særførbetri umhvørvisvevrnd tað er neyðugt
við teimum røttu amboðunum og við politiska raðfestnæsta viðmer
tað er bjert samuelsen ger su væl takk fyri eg haldi kristianna vinter poulsen eina góða røðu sum hon vísir á so er hetta øgiliga rúgvusmikið og her rættiliga nógv hoyringssvar og tað er kanska eitt sindur ørkymlandi aftan á so drúgvar tíma n hevur viðgjørt hesa lógina at mann ikki onkursvegna hevur fingið konsensus í millum nakrar taðn mest sentrala aktørunum haldið í hesum arbeiðinum men tí ætlað eg spyrja kristi anna vinter poulsen um hon heldur ráðuvert o honu tikið kapittul tvey úr men so vísir mann á í viðmerkingunum at tað í veruleikanum skal fyrisisa eftir somu prinsippum sum stóðu í kapittul tvey hvussu tulkar kristianna vinter poulsen tað kann mann so hava álit á a mann í veruleikan o fer at taka tey flestu av teimum atlitunum sum stóðu í kapittul tvey ella eg lesi eitt sindur sum hetta er ein politisk semja man verður tungin til at taka nakað úr mann kanska ikki ordiliga yngskti at taka úr
takk fyri
ja takk gerst tú væl at kenna med tann bussin ja allarhelst altso vit síggja jú hoyriskrivini frá uttanríks-og-vinnum sum kanska kundi týtt upp á at tað altso at tað skuldi okkurt til fyri at tað skuldi koma í tingi so tað er allarhelst ein politisk semja og hevur sikkurt verður neyðugt fyri at at lógin skuldi koma í tingi og tað eru nógvir heimingspartar sum vísa júst til tað óhepna í hesum at taka at taka kapittul tvey úr og siga at tað letur okkum altso tað gevur okkum eitt rættiliga tannleyst lógaruppskot men vónandi eru ikki so tí tí náttúruna hugsi eg at vit øll vilja verja so er spurningurin hvussu at tað er sikkurt ósamjør um tað men eg haldi at vit vit øll vit síggja tann stóra vegur sum er í einum
orni
ja takk so er ta helgi abransen sum ern viðmerking ger su vælharra formaður kristiana vinter poulsen vísir at nógva hoyringsskriv og tað er sjávandi gott tí har fær mann nógv at vita hvussu partarn sígja upp á tingini men prosessin er nú soleiðisnar at mann ger fyrsta uppskotið so sendi mann tað til hoyringar so fær mann hoyringsskrivin inn og síðani fær mann íjøggongur hoyringsskrivini og ger tillagingar eisini við partarnir sum hava havt tat hoyringar so skrivini vísa til upprunauppskotið áðrenn tær tillaganingar gjørdar so landsstýrismaðurn hevur gjørt nakrar tillagingar í uppskotinum eftir hoyringsskrivinum so mann skaln ikki taka tað so øgiliga bróstavligt sum kritikk av tí uppskotinum ligur í løgtinginu í dag tað var altso til tay tað vísa
til tað upprunaliga uppskot takk fyri
ja takk ger so væl kristan hender poulsen ja ja takk fyri viðmerkingina helgi abramsen eg helgi abramsen hevur jú sjálvur verið gúpt ín válveraður í at gera hesa lógina ella hetta lógaruppskotið og tað er púra rætt hann nevndi eisini at mann sær altso har er eitt skjal sum vísir á hvussu aðalráðið hevur hevur fyri hildið seg til hoyringsskrivið og hvørjar tillargingar eru gjørdar summar eru gjørdar og summar eru ikki gjørdar tað er so púra rætt men framvegis eg haldi tað eri virðismikið at vit øll kunnu síggja øll hoyringsskrivin sum erur komin inn og tað er sigandi haldi eg fyri ann kvaski mangi í tí føroyska samfelagnum at tað eru so nógv feløg og stovnar sum gera sær tann ómak at skriva hesi heri hoyrinsskrivini sum sumi sum vísa hvussu upptikin vit

formaður hetta her náttúruverndarlógin sum nú eitur einaferð aftur náttúru margfeldislógin og sum fleiri hava nevnt so eru lóggávan á hesum økinum faktiskt ikki broytt síðan fyrstu hálvfjerðsunum so og í tvey túsund og eitt longu tá kom ein arbeiðsbólkur til ta niðurstøðu at her var neyðugt við at gera nakrar ábøtur tí tað tí lógin var ikki nøktandi og millum annað so er tað lógin frá fyrstu í hálvfjerðsunum hon hon nevnir mest vakurleika heldur nn onnur virði sum sum vit nú á døgum hugsa meira um altso tað er hvussu sær tað út náttúruni og tað skal mann sjálvandi eisini hugsa um men men tað eru nógv onnur ting sum hann eisini skal hava við og tey mangla kristian andreasen s framsøgmaðuri hjá fólkaflokkinum segði at lógin virkar væl og tað hevur hon sikkurt men men hon hevur har var so rela nógv ting sum heg slepki hevur við og sum summ sumeiga at vera við eina sóvra lóg og sýslurnar tað hava so friðingarnevndir og sum allar endu yvirfingarnevndini og yvirfingarnevndin er so endaliga also avgerðina hjá henni kunnu ikki kærast til ein ella leggjast dómstólan í gongd so tað er endaligt og tað er fyrst fremsta vakurleikin sum sum telur har og ikki akkurát hvørjar aðrar avleiðingar tað hevur fyri náttúruna

øtað eru annars aðrar heimildir hjá friðingarnevndini at gera men tað verða øgiliga lítið brúkt tar som gjørdi siurstenberg eitt eitt uppskot við farna valskeiði og alt róðstagnum um tað at mann royndi at gera eina nýggja lóggávukinum tann sum kallaðist náttúru ug margfaldislógin men hon fekk altso ikki serliga stóra undirtøku í tinginum hvørki frá samgongu ella andstøðu og og tað fall so burtur og tað var serliga isu kapittul tvey sum sum fekk øgiliga harðar kritikk og og sum hann ikki vildi hava tað var ein ein kapittul sum hevð tikin íð fyrimynd í norskari lóggávu og og og tað var nokk so sjáldsamt lógararbeiði aso sæð mun til vanliga føroyska lóggávu hav tvørtur um sektorar soleis at hetta komið framum egnu reglurna hjá hesum einstøku stovnunum og tað var torført at skilja og fyri athetta skuldi vera møguligt í praksiskt so skuldi nógv tilfar vera tøkt hjá teimum sum myndugleikunumsum skuldu umsita heta hr og tað tilfarið var ikki tókt og og og tí var hildið at hetta var ikki heilt búgvi tá eg so tók við sum landsstýrismaður so fór egt hyggja eftir hvat er tað hvat er tað sum mann eg eri so ósamdur um hvat skal til fyri at fáa eina politiska semju og eg hevði millum annað umboð fyri samgonguflokkarnar í í rættarnevndini í landsstýrinum ífleiri ferð fyri at vita afto hvat hvat er tað mann vil hava burturúr og og hvat skal til fyri at fáa undirtøku fyri nøkrum sum helst og tað endað so við at allir kapittul tvey bleiv tikin úr men sjálvandi tað ber til at at seta tær reglurnar í aðrar lóggávu seinni vist mann vil hava tað inn men men tað varð so hildið at at tað var ikki ikki tíðin var ikki búgvin til tað tí mann hevur ikki øll tey amboðini sum skuldu til og eisini varðar hildið at orðingarnar vórðu so torskildar so tað evr mann eisini arbeitt við fyri at gera tað gera tað øðrvísi men endamálið við hsum lógini ta er at at eg eri í stóran mun ein rammur lóg tað vil siga at tað hendir ikki nógv tann dagin tá hendan lógin verður samtykt tí at hon gevur øgiliga nógva landsstýrismannin heimildi til at gera kunngerðir fyli at seta nøkur tiltøk í verk og og ætlan er so at at náttúruvernd verður løgd undir ein yrieina eina fakliga fyrisiting sum skal virka undir landsstýrismanninum

so mag kan siga hendan lógin sum nú viðgera nú er fyrst o frenst ein verndarlóg øog og oftan so tað er eisini verður nevnt her í dag at at landsstýrismaðurin fær for nógva heimild og ofta hoyra vit eisini tinginum tá ið tá ið landsstýrismenn fáa nógva heimild so verður sagt at hvat hevur sær ein tilvildarligur landsstýrismaður fyri at gera eittl annað altso hvar skal tað vera vist hn ikki her rundan landsstýrismannin altso visti man ikki hevur so frægt álit á landsstýrisfólkum at at mann heldur at tey duga at fyrisita so so hald gikki an skal hava landstýrisfólk altso tað er tað er púra natúrligt at at vit hava ein landsstýrismann sum hevur eina fakliga nevnd undir sær sum tekur avgerðir og sum landsstýrismaður som fær fær koyrt í løgtingið og lurta um kunngerðir so eg dugikki at síggja at mann kann gera tað nógv øðrvísi enn hetta og eg trúgvi hetta er ta rættu mortina gera tað frá annars vil eg siga at raðfylgjan vendir púra skeivt hetta uppskotið snýr um hvussu vit skulu uppføra okkum tá vit ganga í fjøllunum og framvegis er ikki lov til at ganga í fjøllunum vit hava ikki lovð til at fara í hagan men vit fáa vita hvussu vit skulu føra okum tá vit er haganum so hetta her vendir púra for kert í so máta so eg haldi at eg vóni at at hetta her við gongd í haga eisini kann komaupp á pláss tí at eg haldi at náttúran er nakað vit skulu gagnnýta verja og njóta tað er ein tað er ein ein ein balandskong har millum føroyingar mugu sleppa út í náttúruna og njóta náttúruna vit skulu gagnnýta náttúruni at fáa tað burtur úr hevni sum vit kunnu fáa burtu úr henni men skulu eisini verja náttúruna soleiðsinar at bæði tey sum gagnnýtaan og njótanna fara væl við henni

eg haldi at tað er gott at vit endiligaeru komið so langt at vit fáa hetta her fáa eitt uppskot til fyrstu viðgerð og fáa lógina at samtykta ø og har er tað soleinar at vit mugu vit mugu verja tað sum vit hava og forða fyri nýggjum skaðiligum tingum vit kenna tað síðstu árini so hava et fingið nøkur skoritø útýr og vit hava fingið ja vit kenna flatmakku vit kenna mortniðul og annað sum vit ikki vilja hava her men sum tíverri er komi hendan vegin og tað hongur saman vtt fólk innflyta plantur og innflyta trøð mær dámar væl at planta trøð men men mann má hugsa um hvat ertamál mann seta niður altso eitt træ sum ella siga et t eitt eitt bertræ vat kan man siga rønn til dømis br tað fær ber og fuglarnir a eta tað og so fara teir á flog og teir skvøtta ta fræið út aftur sum er í berinum og saman við sínum gjøtumingi og so spráðir tað og og tað er tað sum vit vit tað er skjótt at vit missa tamarhaldið vit kenna heser skørina sum eru komin hesa fremmandu skøruna sum spráist um alt landið seyður etur hann ikki so hon fær púra frið at vaksa og og tí tí mugu vit hugsa um altso hvat skulu vit geva loyvi til skulu geva loyvi til at at ting kom inn í okkara land sum sumi sum bara vaksa vilt hendavið og og og yvirtaka alt og har má eg siga at fyrr tá á mann gjørdi eini graspli so so so slættar mann eitt øki ogsakseta væl og so g so sovaði omat fræ í nú er fólk farnat innflytað av flag eg haldi at t er eitt tað mest skaðiliga mann kann gera tí t vit ána ikki hvørji skoritur liva í hesum flagnum og og tað fer so víðari og og hví skal mann innflyta flag altso grasið veksur í føroyum so eg haldi har nøkur ting mann skal skal hugsa væl um og og tí at tað er øgiliga skjótt at vit missa tamarhaldið á tí men tað er eingin ivi um at at tað er breið semja í tinginum haldi eg fyri at vit eiga at fáa eina soverða lóg og og vit fara atviðgera hana í rættarnevndini o tann gott verður at at okkurt verð flutt hendan við handan veg men eg haldi at vit koma eitt stórt stig víðari við hesum her og ogog hesin kapittul tvey sum sum onkur vildi havt við har eru nøkur ting sum sikkurtavt verðið góð men sum politisk semja ikki er um tí at tey vóru torskild og tey eru óvanlig so tað varu tikið burturúr men tað kann altíð koma inn aftur seinni so eg haldi at hetta er eitt stórt stig tann rætta vegin og eg haldi t vit kunnu gleðast um tað og eg skal eg haldi eisini at bæði tað t at undanfarna samgongu hendan hava við til at evna tað til og og og fyrst gjørdu undanfarna samgonga hetta ta stóra arbeiði sum beiv gjørt og hendan samgongan hevir so roynt at fingið tað burturúr og og lagga tað til soleðinar at vit hava politiska undirtøku fyri tað so eg havi vónir um at vit fáa eina breiða un

takk so er tað ein viðmerking til bjørt samelsen ger suvæl takk fyri helgi abramsen hann greiddi kristianna vinter poulsen frá hvussu mannagongdirnar eru við hoyring og o tillaging av lógum og so víðari tað giti egat tingkvinnan visti men tá ið eg lesi svarið frá mentamálaráðnum so síggi at mann hevur broytt til dømis ynski um at mann leggur kærurnar undir føroya kæristovn men kann helgi abramsen greiða frá hvørjar aðrar tillagingar mann hevu gjørt í mun til hetta her rættiliga yvirráskandi harðliga hoyringssvari frá mentamálaráðnum sum umsitir tjóðsavn tí eg haldi sjálv at tað ørkymlar nokk so nógv tá i tað kemar fleiri síðar skriv frá einum stovni undir landsstýrinum sum er so kritiskt til hesa lóggávuna og beinleiðis sigur at náttúran fer at verða verri vard mann tekur kapitlu tvey út tað er ein av teirra høvuðsatfinningum metir helgi abransen til dømis at mannin hevur sett hann inn aftur ella ella dekka tað við øðrum ásetingum ella hvat meinar hann við tá hann sigur mann evur tillagað lógina samsvarandi
teirra ynskju takk fyri
ja takk ger so væl helgia apolsen harra formaður fyri at siga tað sum tað er so haldi eg at tann stóri spurningurin í akkurát hasum hoyringsskrivinum er at tað er ein við sín konkur dansa millum umhvørvsstovuna og tjóðshavni hvar skulu tingini liggja og eg haldi at tað er nokk tað sum er ein ein trupulleiki at mann er ímótur at onkur onkur fyrisiting sum mann kundi hugsaðst at vera av einum stovni við einum øðrum stovn og og og og so er niðurstøðan tann at nú nú er tað nú skal mannnú nú blívur tað verri fyri náttúruna tað trúgvi eg ikki verður avleiðingin á hasum her so haldi eg eg havi sagt taðsum n kann siga sum lagtingsmaðurin sum og eg ynski et kunnu siga sum landsstýrismaður men men men eg haldi at at har er har eri vist ósemja millum millum hasar stovnarnar og tað haldi eg eitt sindur óheppi eg minnist eisini tá ð tá ið siur stenberg senda til hoyroingar tá komast so øgiliga hvassorða hoyringsskriv frá frá búnaðarstovuni sum sum faktiskt ikki var hoyringspartur í hesum her sum eisini órógvar nokk so nógv so so eg haldi at ja eg eg síggi g veruliga tað hoyringsferður sum sum tað at tað er tað er ósemji millum
hasar stovnarnar takk fyri ja takk so er næstur at røða bjørt samulsen ger so væl
takk fyri harra formaður nú hevði eg gleitt meg í dag til at eg haldi at hnndá lova landstýrismannin at skuldi gera bylgjuna tá ð hann kom við hesum lógaruppskotinum ohja eg lkk sig at mistso vónir meg tað var líka við tá eg so las hoyringssvar sumi av hoyringsvørunum sum ja eg halditað er harmiligt man hevu klárað at brúkt tvey et hólvt ár orsaka magnus rasmussen landsstýrismaðurin gjøgnum formannin ati at mann ikki hevur klárar upp á tvey at hólvt ár tá ið mann nú hevði eina lidna lóg sum siri stenberg hevði fingið gjørt at mann so hevur brúkt so langa tíð upp á at klára ikki at blíva samdur við stovnarnar undir landsstýrinum um eina lóg sum øll standa standa samanum nú hava undanfarni framsøgufólk farið nokk so nógv inn í innihaldi í lógini so eg haldi eg fari at brúka mína tíð eitt sindur uppá hes igur ivamálini sum eru tí at eg haldi tað er nokk so umráðandi at rættarnevndin fer gjalla ígjøgnum tey fyrst og fremst so er hetta rammulóg og hetta er ein lóggáva sum ikki er so øgiliga lík kanska tí ttionellu teutrationella lóggávuverkinum í føroyum vistu eg kann taka eit lítiðsindur aftur í søguna um náttúruverndarlóg so er tað nakað sum sumia okkum hava eftirlýst altso í veruleikanum í ja alla mína tíð í politikki og longri aftur enn tað tað verður eisini víst á at mann setti at arbeiða í gongd tá um aldarskiftið og at mann longu tá vísti á at at mann reelt ikki hevði eina náttúruverndarlóggávu í føroyum man hevðina náttúrufriðingarlóg og so er mann eisini eina umhvørvislóg sum mann brúkar til dømis í mun til aluvinna og annað men mann manglaði eina veruliga náttúrufriðingarlóg sum hevði fokus á náttúruna og tað at verja lívfrøðiliga margfeldi og tað at verja náttúruna og serstøk økir í náttúruni uttan at eg skal brúka tíð upp á hetta her við við lendislóggávuni sum vit eisini hava eftirlýst og mangla í alla hesa tíðina so er hon ein partur haldi eg sum framvegis manglar tí hon snýr seg eisini nokk so nógv um at tá ið mann skal fáa tað at ganga upp eg færi ikki inn í hoyringsskrivin frá frá bóndafeløgunum men men tað sigur seg sjálvt onkursvegna eigur mann at gera sum man eisini gjørt við okkara grannalondum at fáa ásett at tað eru nøkur øki sum er í búnaðr jørð og sum verða brúkt til búnaðarframleiðslu og tey eru men hendan lógin er sera týdningarmikil í mun til tá mann villr víðka virksemi tá mann vil gera nýggjar útbúggingar eisini teiman sær og veit at tað eru náttúrusløg ella tað eru fugla og plantusløg sum eru beinleiðis hótt so hevur mann eina ábyrgd av trakka ikarakter og gera nakað við tað og tað gera vit ikki í føroyum í dag vit hava nógv fólk sum duga væl og eru væl inni í hesum økinum men tey eru tíverri rættiliga spjødd um fleiri stovnar og vit mangla eina sterka náttúrufyrisiting hetta er so ein rammulóg og hendan rammulógin kann fara at vera øgiliga týdningarmiklið fyri náttúruna eisini hóast hon hevur sumnu álvarsomu lítið tí mann hevur tikið kapittul tvey út tað skal venda aftur til men hon kann eisini hon kann eisini blíva ein sa lóg sum ikki broyta tað heilt stóra og tað fera at verða øgiliga avgerandi í mun altso tað kemur avhanga av hvørji landsstýrisfólk koma a umsita tær um tey landsstýrisfólkini veruliga brenna fyri náttúruvernd og um tey syrgja fyri at tær verða gjørdar tær kunngerðir sum tryggja at hetta amboðið sum nú kann koma kann brúkast og og veruliga veruligu náttúruna í míni ver er t ð eingin ivi um at hetta er ein politisk semja sum liggur á borðinum nú og tí eru vit sum skulu viðgera tað eitt sindur iva um hvat vit í veruleikanum skulu halda um hesa lóggávuna

tikið fyrst kanska tað sum sum hevur verið nógv fokus á sum vit hava hoyrt nógv gramla um í krókuna at mann fór at taka kapittul tvey út sum ja sum onkursvegna tryggjaði at hetta við náttúruvernd eisini seyðraða út í aðr altso øl øll onnur ráð sum óbeinleiðis umsita nakað sum hevur í náttúruna at gera tavil siga at mann millum sektorarnar og hevur ábyrgdyvir hvørjum øðrum ú ikki kann gera hvat sum helst uttan at taka atlit til náttúruvernd ti mást so tikið burturúr men so standa nakrar viðmerkingar um at mann í veruleikanum skal fyrisita eiftir somum prinsippum sum vóru í kapittul tvey og tá blívur tað rættiliga áhugavert haldi eg tí tí oghetta má landsstýrismaðrin so forklára tá ið hann tekur orðið um mann hyggur eftir tað sum stendur síðu fimtan í hesum uppskotinum so stendur fyrilit í fyrisitingini til at røkja margfeldi í føroysku náttúruni og stigið upp undir burðardygd k burðardygt brúk skal sitast fyri lógini samsvarandi niðannevndum miðjun og meginreglum og so nevnir mann meðan miðjuni om meginreglurnar og tað er røktarimið fyri sløg og tað e røktarimiðji fyri náttúrusløg og vistskipanir og taðer vitanar regla altso hetta við at brúka tøka kunning og mann skal byggja sínar avgerðir á vitan omso frameftir og sláa vit upp í tí lógaruppskotnum sum siristenberg kom í løgtingi við tá ið tað lækkaði móti endana hjá undanfarnu samgongu so er ein kapittul tvey sum eitur almennar ásetingar um burðardygd brúk og har stendur til dømis grein
við formansins loyvi kann eg ger sovælgrein fýra meal skal eftir at røkja margfeldið á náttúrusløgum í teimum náttúruligu útbreiðsluøkjunum við tí margfeldi av sløgum og tær vistfrøðiligu tilgongdirnar sum eyðkenna hvørt náttúruslagi eisini skal miðast eftir at røkja funktiónir bygdna og framleiðslu hjá vistskipanu í so stóran mun sum tað verður mett at vera rímiligt í veruleikanum tá i man samanber hasi bæði tingini so siga tey nøkulunda tað sama so aftur landstýrismaðurin hann fær eina eina stóra uppgávu her at sannføra okkum um at henda lógin kann brúka eg trúgvi ikki hon er heilt líka góð sum tað undanfarna men eg velji higartil at trúgva at hon er betri enn einki og at hon er eitt amboð sum kann brúkast um hon verður brúkt rætt nettupp tí at tað er ein rammulóg og rammulógur jú geva rættiliga stórar kunngerð ar heimildir ogtí liggur meginpartuin av tí sum verður útført í veruleikanum í kunngerðunum og í hondunum á teimum landsstýrisfólkunum sum umsita

men harra formaður nú nú gongur tíðin skjótt men uttanríkisog mentamálaráðið sum umsitir tjóðsavnið og tjóðsavnið aftur sum er hevur gamla náttúrugripaðsavni undir sær har vit søguliga hava havt eina øgiliga stóra uppsavning av vitan og og og sterkan fakligan førleika í mun til skráseting ar lívfrøðilig um argfeldni og gransking og og og náttúruvernd so siga tey jú beinleiðis íð sín hoyringsskrivi at samanumtikið merkir hetta at føroyska náttúran verður verri vard enn eftir verandi lóggávu altso taðverri at seta hesa lóggávuna í gildi enn ikki at gera tað og tað er altso nokk so álvarsamt hjá okkum at fáa slík hoyringsskriv frá eimum stovni undir landsstýrinum og tey eg fari mæla ógnum til at lesa tað tí at nú eru umboð fyri samgonguna sum hava ført fram at ja men hetta heur mann rætt uppá nei tað hevur mann altso ikki svarini sum verða givin frá umhvørvisvinnumálaráðnum hava avvýsir manna í øgiliga stóran mun atfinningarnar frá tjóðsavninum altso fyrri náttúrugripasavninum men hetta viðekæri myndugleika og sovorð tað hevur mann so flutt sum eg nevndi eina viðmerking øtey vísa so eisini á at hetta við eg kann gott vera samd við helga abramsen sum vísti hetta eisini snúði seg um eitt ávíst fakligt stríð um hvar tað skal liggja tað eri eg faktiskt ikki ósamd við helga abramsen í men eg eri øgiliga ósamd í at mann hevur rættað upp upp á tað sum víst verður á frá tjóðsavninum

tey vísa á at tey vísa eisini á at at heilt samanumtikið visti mann tekur alt við so fer hetta ikki at styrkja náttúruverndina og at hetta uppskotið hevur so mikið stór lítið at ja at eg lesi tað sum at tað í veruleikan mæla frá um at samtykkja hesa lóggávuna

umhvørvsstovan hevur eisini her er nógvøgiliga týdningarmikil hoyringsskriv kristianna vinter poulsen var inni á fleiri á teimum men umhvørvstovan vísir eisini hetta atað er sera óheppi at mann hevur tikiðhesa her ásetingarnar sum vóru í tí upprunauppskotinum burturúr í kapittul tvey og og umhvørvisstoan vísir á at hetta fyrilit fyri náttúruog umhvørvi skulu vera ein integreraðu partur av øllum avgerðinum hjá almennu myndugleikunm millum annað er ásett í artikkul seks í sáttmála um lívmfeli sum føroyar havi i tikið undir við tað eigi eg sjálvandi at verða fevnt á lógini og har kemur landsstýrismaðurin at svara ógvuliga greitt upp á vóni eg um tað er tað í verandi uppskoti eg haldi ikki ordiligt at tað er tað so kundi eg hugsað mær at sagt eit lítið sindur um hetta við ati thava eina veruliga sterka náttúrufyrisiting tað er nakað sum vit og tjóðveldi hava eftirlýst í nógv nógv ár og mann royndi so í sínari tíð at savna náttúrugripasavnið undir umhvørvisstovuni tað miseydnaðist tíverri men eg haldi tað er rætt at mannsamla flokkarnar og finnur ein loysn fyri hvussu kann mann gera eina sterka náttúrufyrisiting sum veruliga tekur atlit til tað sum hetta snýr seg um at verja náttúruna náttúruvernd er á ongan hátt ein mótsetning ur ímóti tí at útbyggja samfelagið mann skal bara gera tað við fornuft og við fyrilit um mann skal taka atlit til teiman veit at mann at mann ger seg inn á náttúruna og vit vita vit vita til dømis sum jarðfeingi hevur sín hoyringsskrivi víst á hetta við jarðrivi ella eru sjón tað er ein okkara allarsstørstu avbjóðingum í náttúruni og veðurlagsbroytingarnar gera tað enn verri vit hoyra jú nú um hvussu tað hvussu tað rapar fleiri staðni eru omanlop fleiristaðni orsakað av av so illa sum tú regnað seinastuni men tað økir so eisini um um jarðrivin men í heila tikið at vit ikki gera nakað við trupulleikar sum vit síggja hvønn dag framman fyri eyguni og okm og atpropolandbúnaðin sum er rættiliga kritiskt til til hetta uppskotið eg eri ikki heilt samd ur teirra hoyringso er tíðinfarin vi ja takk tað verða viðmerkingar
perrestar ma koma seinni ger so væl krysi andreasen takkfyrhara formaður eg haldi at tað er eitt lít sindur órætturvíst tá ið ið bjørt samensen blívur við at nevna hettaher við hesum her hoyringssvarunum tí tað famgogan var viðmerkingum sum tað altíð ger í lógar uppskotnum tað koma á viðmerkingar inn og so stendur viðmerkinarar mann er viðgjørt tað so og so om an havt fundir við partarnar ta visga har eru hend nøkur ting um atn mann tosar um at tað skal henda í samstarvi millum umhvørvisstovuna og náttúrukripasavnið og sovíðari sovíðari og kærmyndugleikin er fluttir sum tað verðu nevnt her peintso eg haldi het tað er eitt sindur yvirtrivið mann mann blíva við at vísa til tað negativa men hvat hvat er tað ygingarnir sum bjørt samuensen hugsar er tað er tað tað at umsitingin av lógini skal fara yvir til ta náttúru ella tann partin at umsita ella ella skal tað vera í samstarvi hv hvar e tað sum sum sum skógvurin trýstir

ja takk ger su væl bjørt samulsen har sum ivamálini eru tað er um mann hevur gjørt eina lógá heta rein rammulóggáva sum kristinandreasen eisini vísti á og eg hopi at kristin andreasentekur undir við at løgtingið eiga við til fyrstu viðgerð at taka fram tey ivamálini sum eru og tað er beinleiðis skeivt tá hann sigur at mann tikið atlit til allar viðmerkingarnar frá tjóðsavunum tí tað hevur mann ikki tvørturímóti so avvísmann fleiri av teimum til dømis hetta við sektorogábyrgd at mann skal hava altso pá tvørtur av ráðunum skal hava ábyrgd fyri náttúruvernd og avgerð mann eisini tekur í øðrum ráðum tað avvísir mann beinleiðis og tað er tað eg havi víst á skógvurin trýstir í mun til hevur mann eitt nóg sterkt amboð til at verja náttúruna sum er endamálið við hesari lóggávuni og og har í tað eg vil vísa á at tað sum eg i fekk sagt liðugt í áðni at til dømis tá tað snýr seg um landbúnað so eru tey bangin fyri at mann kemur og ger seg inn á teirra møguleikar at virka tað haldi eg ikki at lógin ger men eg haldi at lógin eisini tilverri fyri landbúnaðin í framtíðini og komandi ættarlið so haldi at mann eigur at tryggja sær at mann ger nakað við teira ítøkilig
etrupulleikarnir sum eru og har er jarðrivi til dømis ein stórur trupulleikiatakk
so er tað næsta viðmerking tað er hervur polstóttur ger su væl takk fyri eg hugsaði faktiskt akkurát at spyrja inn til tað sum bjørt samessen nevndi nú hetta e við at mann hevur faktiskt ikki tikið óv av nógvar av viðmerkingumi frá mentamálaráðnum og tjóðsavninum til eftirtektar millum annað við tað sum tey siga við at kapittul tvey gtikin nú gera at lógin er munandi veikari enn vissi hon ikki varð samtykt altso tað haldi egrámandi kritikkur sum mann átti at havt tikið í størri álvara og tá kannmann eisini seta spurningin hvat er endamál veruliga endamálið við at samgongan koma við hesum uppskotum er tað fyri at hava samtykt eina eittuppskot sum bar eitur náttúruverndarlóg har endamálið faktiskt ikki er so ræðuliga viktigt tí at hann faktiskt ikki verjir náttúruna

svæl bjers samulsen tað er so ivamálini v bera fram her til fyrstu viðgerð og so mumu vit fáa lýsta væl í nevndini og landstýrismaðn kann svara í tann munhann kann nú lat meg gera tað púra greitt tjóðveldið stuðlar hundrað prosent at vit fáa eina lóggávu sum ger støðuna betri enn í dag at vit ikki fáa tað perfekt í hesari umberingini tað eru vit kanska ikki so yviraskaðar yvir tí at vit hava vitað hetta politiskt hevur verið í øgiliga tungt toyggj hjá esæri samgonguni tú hevur brúkt tvey tólvt ár upp á at taka ein kapittul úr einari lóggávu meni eg vil lata ivan koma teimum til góðar um landsstýrismaðurin klárar at sannføra okkum um at hetta veruliga er eitt amboð sum fer at verða brúkt til at verja náttúruna og eg vil gera eisini av kridikt til at mann mann nevnir í viðmerkingum onkustaðni at mann skal hava samstarv millum hesar stovnarnar og tað er sjálvandi neyðugt eg haldi at vit mugu eisini tryggja at vit fáa samlað okkara náttúrufyrisiting til eina sterkari einden í dag tí tað er heilt sikkut ein høvuðsorsøk til at tað hevur tikið so nógv ár at fáa ina náttúruverndarlóg at mann hevur forveik
gá umsiting av tí økinum takk fyri
ja takk so er ta helgji abransens vimerking ger suvæl ja harra formaður er tað tungt tó hjá hesari samgonguni sum vórð tað upp aftir tingrið hjá undanfarnim tí har koman ikkiát gong á mál men men soleiðsnar er tað og og og sjálvandi ger mann ikki alt soð stendur í hoyringsskrivinu altso tú sendir mál til hoyringar og so hyggur eftir hoyringsskrivin um hvat er rætt og rímiligt og so broytir tú eftir tí og er mann ósamdur so broytirmanntð ikki so sigur tað og og at landsstýrismaðurin hevur brúkt for langa tíð altso nú skal eg siga landssýrismanninum til forsvar at hetta eitta uppskot var farin ti hoyringar áðrenn han bleiv landsstýrismaður og hví tók tað nanga tíð at tað var sjávandi tí at tað var øiliga ringt at fáa t vingta ítøkiliga hvat vildi mann hava broytt og og tí tí dró tað út tí at mann mann visti at ttaa tað er ikki undirtøkan fyri hesn her men hvat vil mann so hava tað tók for langa tíð og og og tað skal eg tað upp á mín kappa men men vit fingu tað so gjørt og nú er málið kom higartil og eg vóni at tað fær at breiða undirtøku og at sjálvt um onkur ivaí um tað blívu betri at
at taka undir við hugskot takk fyri
ja takk ger so væl ger samulsen takk fyri ja tað var so ikki ætlað mín atileggja størri ábreiðslu á henda landsstýrismannin enn á øll tey undanfarnu tað hevur ikki eydnast at fáa eina náttúru verndarlóggávu o tað haldi eg havði víst á tað fyrsta uppskotið eg haldi tað og koyra rógvusáli sum átti pennin tá heilt aftur í tíðini tá ið eg haldi tað var olju og umhvørvismálaráðið tað var eittnógv meira sovorðit ítøkiligt uppskot sum øgiliga beinleiðis nevndi tær avbjóðingarnar mann hevur við innsløing og jarðrivi og øðøðrum tingum sum vórðu tað var øgiliga ítøkiligt hetta er ein meira rammulóg sum gevur møguleika fyri at gera ítøkiliga kunngerð og eg eri glað fyri at eg komi eitt eitt lógaruppskot á borðið eri bara ivasom tá eg havi lisið hoyringsvarini og eisini svarini frá landsstýrinum til hoyringsvarini so eri g eitt sindur bangin fyri at mann hevur tikið nakrar liðir úr kelættunum sum gera lóggávan ikki verur nóg sterk vernd av náttúruni men sum eg eisini nevndi í áðni so kann eg møguliga sannførast hetta er á rammulóg og tí er tað eisini øgiliga avgerðandi
hvussu hon fer at verða brúkt tkja takk so er næstu at røða steffan klein
uppskot til løgtingslóg um náttúruvernd hon verður kallað um náttúruverndarlógin

eg havi líka hug at taka fatt við tað sum helgi abransen var inni á viðvíkjandi gongd í haga at tað skuldi verið komið fyrst og og har vóna vit øll gingi út frá at at vit koma til eina skilagóða semju ø og nú er eg sjálvur uppvaksin í hvannasundi og har havi mann ikki endiliga merkt hetta her við at tað er so nógv ferðafólk sum sum koma har og eg sjálvur eri farin nógvar túrar haðanir uttan at koma í nakrar konflykt við bøndur og og tað haldi eg heur veri øgiliga gott og og og náttúran sum helgi abrabse skunnu er eisini til okkum at jóta hon er eisinitil okkum at njóta og og og tað eru onnur pláss sum hava kanska nógv størrir trupulleikar enn vit har norður í tronganum sum tað o varð tikin til av av útlendingum náttúran hon er sanniligaliga njóta og og og tað gevur ein einum friðu sálina at sleppa ein túr niðan í ein dal ella upp á eitt skarð ella ein topp o og njótað okkara fantastisku náttúru

sæð hesa náttúru síðan vit vóru smábørn og og fólk koma aðrastaðni frá tey tey eru bergtikin av okkara náttúru og hendan lógin hon skal so onkursvegna royna at verja náttúruna og og tað margfeldi altso tað tað djóralívið og og annað plantulívið sum er í náttúruni og og tað settu vit okk fyri í í samgonguskjalinum har tað stendur at uppskotið til náttúrumargnfeldislóg skal endurskoðast og lagast til føroysk viðurskifti og og tað er tað sum helgi abrabsen fyrst og nú magnusrasmussen hava gjørt teir hava lagið hetta uppskotið til og og og tí sær tað nakað øðrvísin út enn enn tað sum fyrrverandi samgonga arbeitti við men men nógv av teimum nógv av teimum somu tingunum eru við

og orsøkin til hetta arbeiðið sum fleiri at víst á er at lógin er frá nítjan hundrað og í tvey túsun og eitt vísti ein arbeiðsbólkur á at tað var tørvur á at at tillaga hesa lógina og so er tað eisini allir hesher sáttmálarnir eystursáttmálar um um ymisk ting eisini um lívlívvargsfeldið sum vit hava samtykt og ja forplygt okkum til at yvirhalda og og og tí kemur hendan

hon leggur stóran dent á vakurleika og og sjálvdsemi og hjá okkum koma ella í hesum uppskotum koma nógvar nýggjar orðingar inn og og friðingarnevndirnar og yvirfriðingarnevndin hava so givið loyvi til bygging og annað og eisini havt møguleikar fyri at friðja men tað hevur mann faktiskt rættiliga sjáldan brúkt og og tað stendur á seinasta galdandi lendisfrøðingur er frá nítjan hundrað og áttaogfýrs og so so friðingarmálini verða flutt yvir í náttúruverndarlógina har tað verður har mann kann friða upp á ymiskar mátar tá eg komi inn á seinni men tað eru hesin her í kapittul tvey sum fær so ræðiliga nógva umtalu og ta sum kanska hevði veriðeitt sindur ringur at fyri athalda seg til tá vit viðgjørdu uppskotið sum andstøðan sum legði fram tí hesin er kapittul tvey soleið sum eg skilti tað so var hatta sum sum ein trumfur altso tað skuldi tað tað stendur at alts taðverður kallað tvør sektionell ella sektoriell fyrisitanakrøv har mann fer faktiskt inn í allir sektorar og og við hesari lógini

otað hevði eg sum nógv onnur rættiliga stórskepsis yvirfyri hvat hvat betýðir tað eygentiliga er tað sum jen kortsspæli kissa ella amerikano at at náttúrumarigufeleslógan siti við øllum tromfunum og og kanna trumfa hvørja ferð altso hvat hvat var tað sum lá í te og tað tað var tað sum var so ræðuliga ringt at gjøgnumskoðað og tí er tann kapittulin øll var um fyribils tikin út

og og afturat tí so kannmann bara staðfesta at uppskotið er farið frá ella lógaruppskotið sjálvt er farið frá at verða hundrað og trýogtrýss síður til at vera hundrað síður í dag so her eru nógv ting sum eru tillegaði øog

og ætlanin er at sum eg skilta at umhvørvisstovan kemur at fyrisita hetta her fakliga og við hesari lógini so lyftir mann náttúruvernd upp á eitt hægri støði

tað sum eg haldi er øgiliga umráðandi tað er tað sum grein fimm kemur in á tað er at n at mann setir hetta upp ímóti øðrum áhugamálum øøðrum týðandi samfelagsáhugamálum tí at eitt eitt er at verja náttrunáttúruna og tað tað eiga vit at gera men tað má altíð setast upp ímóti øðrum áhugamálum og fyri at viga tað upp ímóti hvørjum hvat er rímiligt

hvussu hvussu langt skulu vit fara tá við verja okkara náttúru og og og tey tey virksemi og annað sum koyra út e má sjálvandi altíð taka atlit til náttúruna og tað er tað sum lógin leggur upp til

að tað verður regulerað sambært lóg og í ummælisskrivinum kemur millum annað hhvat hvat verður rættarstøðan rundan um kópaveiðu og og og har vísir so umhvørvisvinnumálaráðið á jamen at at tað er fiskivinnumálaráðið sum sum ásetir tað við lóg rættarstøvan broytiskg í hesum tey tey fara tekkum sjálvi fara inn við lóg og og áseta reglurnar har og millum annað liggur sjófeingislógin eisini uttanfyri og og og øll veiða og og hesting av og tøka av millumplantum verður reguler lógini og faktiskt er er akkurát tað við plantum tað er loyvt vi ikki tað er ein hóttan mót stovnum ella aðrar reglur eru galdandi

eg havi eittsindur ringt av gjøgnumskoða hvussu hvussu tað er við tá tað kemur til innflutning hvørjar reglur eru galdandi í dag eg haldi at tað eru tað eru vit hava fleiri ásatingar í dag men mín vóni er bara at er tann at hendan lógin fyri at gera tað at at vit flyta okkum yvir til tað betra tí at eg haldi tað verður innflutt eg veit ikki kmmska siga tað er innfluttir nógvir lortir inni á okkara land altso tað koma nógvar verðir og nógv ting sum ikki burdu verið komið inn í okkara land og plantu og annað og og og vónandi blívur tað betri við hesari lógini men akkurát tað havi ei sindur ringt við at gjøgnumskoða hvussu hvussu hvussu praktisera vtað í dag og í mun til hesa lógina

og tað er fleiri sløg av friðingum hevur nevnt tjóðargarður landslagsverndarøki náttúrufriðarøki og so framvegis og otað er tær heimildirnar mann mann tekur frá friðingarnevndunum og flyta yvir hesa lógina og og so kann mann friðja av ymisum slag og og tað virkar øgiliga skilagott at mann mann pjøvist ikki fara allan vegin í friðingini men tað kann vera í ymiskum gradum og so onkurn ikki heldur reglarnar í lógini h so fær mann jú ella vis myndugleikarnir halda her okkurt sum fer skeivt fram sum roynir mann altíð at finna semju fyrst tað ekki soeis at mann fer at stýra við harðari hond hond og og ognartaka mann prøvar altíð semju fyrst men so eru øll møgulig amboð í her sum kunnu gera ella man kann leggja bøtur og annað ah og og síðsta umfar kann mann gott finsis ognartaka men men tað er iki tað fyrsta amboðið mann fer at brúka sjálvandi arbeiðir mann altíð út frá frá semju sum sum útgangsstøði og her er øgiliga nógv umatskriv kristianna vinter poulsen vísti at vísti á hvussu hvussu vítt tað fevna og eg trúgvi at at at nógvatíð er broytt til tað betra ígjøgnumummalskrivini og eg haldi har mán mann fóra kava eitt sindur djyppri fyri at fáa eitt yvirblikk yvir konflyktirnar og og og taka tað upp í rættarnevndini hvussu nógv er komið pp á pláss og og hvørjar hvørja eru tær stóru konflyktirnar enn í hesari
lógini takk fyri fyri forkunnan ja takk her ein viðmerking bjørt samuelsen
ger sovæltakk fyri jan tingmaðurin ljóðaði nokk so ivasamur haldi ella ella altso hann akkurt sum at nøkur ting eru kanska itt sindur ógreiðir framvegis tá eg kann tað vera í eina rammuløóg viðhvørt men eg tonti at spyrja um hetta við kapittul tvey sum tingmaðurin vísti á er tikið úr men so stendur aðrastaðni í lóggávunmun allíkavæl fer at fylgja teimum prinsippunum sum faktiskt vóru í kapittulu tvey altso hvussu skal tað skiljast merkir tað so at kapittu tvey í veruleikanum er óbeinleiðis inni framleiðis og og og og ja og hin spurningurin er um tingmaðuin kanska kann nevna okkurt ordilia ítøkiligt fyri náttúruna sum verður betri við
hesar lógini
ja frú forkvina altso kapittul tvey hann var okkum øgiliga ógreiður og eg má ærliga innurá um at hetta er ikki mín spískkompitansa t at fyrst fyrrverandi uppskoti at lesa hesir hundrað og trýogtrýss sýurnar á faktiskt einum torskiltum máli fyri mær altso øgiliga puristiskt mál æh í mun til tað sumhann er vanur viðr at lesa so haldi gtað ar øgiliga torskilt at at at yvirhøvur fanga hvat hvat tað snúði seg um men tar vóru fleiri partar sum vístu á at at hon tað var tað var frávíðfevnandi hon hon fór inn í allar goyrar og sektorar og og sum eg skilt tað kundi trumfa í fleiri førum men tað kann vera t tað er á misskiljing hjá mær men men eg haldi tað var forvífennandi og og hvat blívur betri ja tað er eg trúgvi tað er alt andað hvuss nógva orku mann leggur í eftir tí hetað er ein rammur lóg og og tí má má man raðfesta økið fyri at fáa meir vitan og fyri at høvur at fáa nakað at gagna
av lóguni sum eg skyldi takk fyri fyri farskipan ja takk næsta røða
fyri frú forkvinna vit viðgera eitt lógaruppskot um eina nýggja

náttúruverndarlóg hvørs endamál er í høvuðsheitum at verja náttúruna fyri okkum menniskjum við millum annað tí høvuðsendamálið at vit menniskjur skulu fáa meira gleði og ágóða av náttúruni frameftir fyri uttan tað at náttúran hevur eitt virði í sær sjálvum hetta er eitt umfatandilógarverk bara lógarteksturin er tólv síður áttaogfjøruti greinar við viðmerkingum yvir hundrað síður pluss fimmogtretivu síður av gjøgnumgongd av hoyringsskrivum tað haldi eg næstan má vera eitt tað mest umfatandi sum eg havi verið við til at viðgjørt hetta er triðju ferð at eg eri við til at viðgera náttúruverndarlóg fyrstu ferð undir fyrri samgongu ella samgonguni undan hesari har sum eg sat í rættarnevndini so tá var eg við til at viðgera tað lógina ella tað lógar uppskotið í smálutum tíverri eydnaðist tað ikki at koma á mál við tí øog og tað harmist eg um tí hetta er ein lóg vit hava bíðað eftir leingi sum vit meta at tað er stórur tørvur á tjóðveldið legði uppskotið fram aftur í andstøða aftaná valið og nú hava vit so eitt tillagað uppskot frá landsstýrismanninum

tað sum mann velur nú í mun til tað fyrra uppskotið er at mann lutvíst letur galdandi lóg halda fram altso náttúru friðingarlógina at hon lutvíst kemur at hava ein virkna serliga í mun til í mun tilnáttúruvernd meðan allur tann friðingarparturin kemur yvir í hesa lógina og har sum tað verður landsstýrismaðurin sum kemur at umsita tað og sum kemur at leggja tað til umhvørvisstovuna at umsita meðan náttúruverndin í mun til bygningar kemur framhaldandi at vera við virknaði í gomlu náttúrufriðingarlógini vist eg havi skilt tað rætt eg haldi her er nokk so nógv her eru nokk so nógv smálutir og eg eri ikki í nevndini nú so eg fari ikki ordiliga at eg fari at halda meg nokk so yvirskipað til hesa her lógina sum onkur sum vísliga hevur sagt so fara vit til ella frá at friða tað sum vit hildu vera pent og bara tað til at fyrihalda okkum til náttúruna í sínum margfeldi og ikki tí at tað sum i ella tað sum er pent ikki hevur virðið longur tað kemur tað nokk framhaldandi at hava men hetta verður eitt meira ein meira meira tíðarhóskandi tilgongd til náttúruna í øllum sínum lutum tað sum tað í veruleikanum handlar um onkursvegna er tað sumgrein fimm sigur øgiliga stutt tiltøk eftir hesi løgtingslóg skulu vegast upp ímóti øðrum týðandi samfelagsáhugamálum og tað kann ljóða øgiliga óskildigt men hatta er væl spurningurin sum altíð vit altíð enda við í allari náttúruverju tað er tað er øgiliga lítið sum fer fram í okkara landi sum ger seg inn á náttúruna sum hevur tað sum endamál at gera seg inn á náttúruna jú sjálvandi kann tað vera rein vandalisma sum mann tíverri sær til tíðir men næstan uttan undantak er tað tí at vit ynskja at náa eitt annað gott mál og eg kann taka bara fram eitt ítøkiligt dømi sum eg sjálv onkursvegna eri partur í tí eg siti í ítórshavnar býra kirkjan á argjum sum onkur havt øgiliga góða meining við at plasera eitt sera vakurt stað eina vakra kirkju eitt vakurt stað har sum tað sum samtíðis ger seg inn á eitt náttúruøki sum í sær sjálvum er vakurt og fólki dámar at ganga har og og njóta ná túruna umframt at mann har hevur nakrar serligar lyngheiðar sum sum mann ynskir at verja og tað ger tað ikki minni aktuelt at eg nemliga í dag skal hava ein fund um júst hetta málið men hetta er bara eitt dømi vit hava havt nógvar bústaðar verkætlanir til viðgerðar í tórshavnar kommunu og onkuntíð hevur tað verið upp á tal skulu vit gera eina náttúruárens ella umhvørvisáðrins kanning áðrenn vit seta tað í verk og sum oftast er tað endað við at mann ikki ger tað ikki tí mann ikki sær virðið í tí meni kanska tí at mann er undir politiskum trýsti at loysa ein annan stóran stóran trupulleika sum er bústaðarneðin ella bústaðartroti

lutfalsligari sera truplari viðgerð sum tekur sera sera langa tíð og og til tey sum eru bangin fyri at vit fáa eitt ala hendan her lógin skal enda við einum yvirvágsnum burokratiskum monstri so eri eg meira bangin fyri at vit ikki seta neyðugu fyrisitingarligu orkuna til altso at vit ikki játta á neyðugar pengar soleiðis at vit hava starvsfólk til hesar uppgávurnar so at vit slett ikki megna at loysa hesar uppgávurnar og at tað eisini ger at mann velur frá tilgongdina at taka atlitið til náttúruna við til dømis í í byggiverkætlanum

aðrastaðni vit síggja tað keypmannahavn alla tíðina er mótstríðandi atlit til at loysa bústaðartrupulleikan og og so hetta við atliti til náttúruna

eg haldi at hetta er eitta av teimum lógaruppskotunum har sum mann kanska blívur líka klókur av at lesa ummælisskrivini sum at lesa sjálva lógina ummæliskrivini fara í fleiri aftur sera áhugaverd bónda og óðalsfelagið nemur við nakað av tí sama sum ger seg galdandi í mun til gongd í haga hetta her við ognarrættin og og rættin til púrasta at ráða yvir hvussu í øllum tí sum er er uttangars øtað er áhugavert tað er tað eg skal ikki siga so nógv annað um tað hatta er nakað sum tit heilt víst koma at viðgera nærri í nevndini hinvegin er tað onnur hoyringsskriv sum vísa á at hendan fyri tað fyrsta at lógin ikki er nøktandi og enntá hava vit hoyringsskriv sum siga at vit við hesari lógini fáa eina verri náttúruvernd enn vit hava við verandi lóg og tað er nokk so ógvusligir kritikkur og tað haldi eg eisini a vit mugu tryggja okkum at vit ikki enda við einari lóg sum setir okkum henna verri støðu við atliti til náttúruverja enn vit hava frammanundan tað er so ikki mín egna fatan má eg siga men men avgjørt hevur tað týdning at fáa tey sjónarmiðini tikin við í viðgerðina

verið tosað nokk so nógv um hetta her kapittul tvey sum mann hevur valt at tikið úr og kanska allíkavæl hevur mann valt at tikið prinsippini sum vóru í kapittul tvey inn

tvey eg veit ikki ordiliga hvat eg skal halda um tað men visi mann hugsar aftur um hetta her snúti hvar leggur mann snittið ímillum atlit til náttúruvernd og atlit til onnur samfelags áhugamál so stendur mann við einari kenslu í dag við at vit við hesum broytta uppskotinum hava flutt okkum nærri øðrum

tað kunnu vera orsøkir til at flyta seg handan vegin men oftani eru tey atlitini meira stutt sjykt sum sum sum hevna seg aftur seinni eg haldi tað er áhugavert hetta viðtjóðargarðum serliga í mun til ferðavinnuna í heila tikið í mun til ferðavinnuna er hendan her lógin sera viðkomandi og tað eru eisini aktørar innan fyri ferðavinnuna sum serliga hava lagt trýst á at fáa sett í verk eina nýggja náttúruverndarlóg tíðin hjá mær er farin her kundi verið nógv annað eg komin enn á men
men tað verður so ikki í hesum umfarinum takk fyri frá forkvinna
takk her er ein viðmerking frá bjørt samuelsen gerso væl takk fyri ja eg haldi ruttvang hon vísti á nøkur viðkomandi ting millum annað hetta her við at atvit mug tryggja okkum at mann nú setir í verk eitt amboð sum ikki bara onkursvegna er ein politisk semja mann hevu klárar at gjørt og sum so ger at har er nakrir liðir í lóggávuni sum gera at hon veruleikanum ikki kann brúkast til tað mann ætlaði men tað klári eg ikki at gjøgnumska upp á núverandi týspunkt eg haldi tað kemur av hanga øgiliga nógv av hvat landsstýrismaðurin sigur um hetta her men eg ætlaði at spyrja rutt vang um hon heldur at vit áttu onkursvegna at tikið hetta við umhvørvið burtur úr einum vinnumálaráð og heldur lagtí eitt ráð har tað var meira natúrligt at tað snúði seg um umhvørvið um náttúruvernd og so frameftir tí tað verður jú eisini víst á í fleiri hoyringsvørum at har eru mótstríðandi
áhugamál takk fyri
ja takk russmann tað er so væl ja júst hatta er ein sera viðkomandi spurningur bæði tað at heilar tikið umhvørvi orka neyvan koma at krevja minni fyrisitingarliga frámeftir so at tað kanska í sær sjálvum talar fyri at mann hevur ein sjálvstøðurfrá fyri tí hin vegin eru vit upp ímóti ynskinum um ikki at hava for nógv ráð so tað kundi verið at mann skuldi lagt tað eitt annað stað enn í vinnumálaráðnum tí at tað júst har kanska meira enn í øðrum ráðum eru mótstríðandi áhugamál so avgjørt haldi eg tað er ein viðkomandi spurningur
bjørt samuelsen takk fyri ja takk næsta røða
trýstið á náttúruna tað veksur alla tíðina og vit ovirtroyta náttúrutilfeingi og náttúruna sum heild men náttúran hon hevur egið virði í sær sjálvum uttan mun til hvat hon gevur fólki og tí mugu vit tryggja at náttúran verður fyrisitin burðardygt og væl náttúran er somuleiðis eiisini grundarlagið undir so at siga øllum vinnugreinum í føroyum í dag og sostatt eisini lívstreytin trivnaði í heila tikið eitt nú á arbeiðsplássum og fyri vælferðini tað verður mett at ein millión djóra og plantusløg í heiminum eru í vanda fyri at doyggja út vit vita eisini at djóra og plantusløg í føroyum eru í vanda sambært reyðlistanum frá tvey túsund og fimm eru fleiri sløg hótt meðan summi longu eru útdey tí mugu seta karmar fyri hvussu vit verja og fyrisita margfeldið í náttúruni vit hava eina ábyrgd mótvegis náttúruni at ikki lata hana forfalla fyri okkara ovurhondsstóru nýtslu og eina heilt serliga ábyrgd mótvegis serføroyskum sløgum uppskotið sum vit viðgera í dag tað er ein broytt útgáva av náttúrumargfeldislógini sum siri stenberg gjørdi tá hon var landsstýriskvinna og heta er eitt uppskot sum vit hava bíðað leingi eftir at síggja hvat ið útspælið frá samgonguni fór at vera man kann siga at stóri munurin er at kapittul tvey í náttúrumargfeldislógini er tikin heilt burtur kapittul tvey snúði seg um burðardygga nýtslu um vitanargrundarlag um tvør sektoriell krøv til myndugleikar um at taka hædd fyri morgfeldinum at hetta er tikið burtur ger uppskotið og verjuna av náttúrumarkfeldinum munandi veikari enn uppskotið frá tvey túund og átjan gjørdi frú forkvinna vit vilja verja tað sum vit virðismeta og vit virðismeta tað sum vit skilja í føroyum hava vit eina eina serstaka náttúru sum hevur lagað seg til tað føroyska veðurlagið um vit læra um náttúruna og um lívmargfeldið so gerast vit eisini meira tilvita um okkum sjálvi og hvussu vit ávirka náttúruna tí mugu vit eisini kanna hvussu náttúran í føroyum er fyri hvørji landssløg plantu og djórasløg eru og hvussu tey hava og tað er tað í kapittul tvey hevði sum grundarlag eitt vitan argrundarlag sum vit vita hvat tað er sum vit skuldu verja tað verður tó sagt í viðmerkingunum í almennu viðmerkingum tilhetta uppskotið at viðvíkjandi fyrisitingarmiðjunum og krøvunum til vitanargrundarlag er at siga at sambært teimum almennu viðmerkingunum til uppskotið til náttúruverndarlóg skal sitast fyri náttúruverndarlógini samsvarandi somu miðjum og meginreglum sum stóð í kapittul tvey í lógaruppskotinum hjá undanfarnu samgongu sum haáv tikið kapittul tvey úr man sigur almennu viðmerkingum at mann skal fyrisita eftir kapittul tvey í gomlu lógum ella gomla gamla lógaruppskotinum forkvinna eg veit ikki umtað er loyvi at siga men tað hann virkar sum at hetta uppskotið er eitt politiskt neyðaregg formaðurin í rættarnevndini hann vísti á kapittul tvey í upprunaligu uppskotunum var óbrúkiligur og tí mátti hann úr men samstundis so sigur almennu viðmerkingarnar til uppskotið at mann skal fyrisita lógina eftir teimum prinsippunum tí skilji eg alt hetta málið sum hevur tikið eg tvey eitt hálvt ár at koma í tingi við hjá samgonguni sum at samgongan her funnið út av at tað er neyðugt at á avrikslistani hjá samgonguni stendur at tey hava samtykt eina náttúruverndarlóg men hvat innihaldið í náttúruverndarlógini er og hví vit faktiskthava tørv á henni tað hevur ikki líkastóran týdning sum hvat stendur á avvrirkssissanum um vit so fara í hoyringsskrivini eg havi ikki tíð til at fara gjøgnum ølln so er hoyringskrivin rá mentamálaráðnum øgiliga kritiskt og tað sigur beinleiðis at ráðið metir at veruligi vandi er fyri at náttúruverndin við fyriligjandi uppskoti kann vikna munandi umframt siga tey at náttúran verður verri vard við hesum uppskotinum enn n í verandi lóggávu og at í royndi veri í náttúruverndarlógin sum nú er í uppskotið ein lógin ein lóg um brúk av náttúruni tá tað so verður sagt at grundin til at hetta hoyringskrivið er so kritiskt er tí at talan er um stovnar sum kappast so er tað ikki tað sum hoyringsskrivið snýr seg um tað snýr seg um broytingarnar í hesum uppskotinum frá upprunaligu uppskotnum gera at náttúruverndin verður verri enn visti mann ikki samtykir hetta uppskotið ringrás fu og føroya fuglafrøði felag føroya vísa eisini á veikleikan við at kapittul tvey kann eg fáa hálvar minuttir afturat frú forkina ja at kapittul tvey verður tikin burtur ger at uppskotið stendur veikari umframt at mann eisini frá í hoyringarinnum hjá ringrás ogfu vísa á at vátlendi og mólendi eiga at verða nevnd í uppskotinum heta er eitt uppskot sum vit farat viðgera væl í rættarnevndini eg kundi komið í øgiliga nógv annað men tað er hvussu er viktigt at prinsippini í náttúrmarfelslógini verða hildin og at vit taka tey við og vit fara at gera hvat vit kunnu fyri at styrkja uppskotið aftur soleiðis at líkjast meira tí
uppskot takk fyri ja takk so er
verður viðmerkingar høgni hoydal ger so vælfyrr og fólkøtina eg haldi at tað var ein góð røða hjá harru pálsdóttir og eg kom at hugsa um tað latínska orðafellið sykt transitt gloriða mundið sum lesliga týtt merkir soleiðis ferðs heimsins herligheit um tað kom eg at siga um náttúruna sjálvandi sum allir heimirnir eftir hondini við at oyða men tað skal eg siga sum eitt uppskoti at alla aðrir um at royna at koma í eina uppskoti men tað tyrkist mær sum at hetta er bara eitt hjákboð tá ið mann rýkt tvey tálvt ár upp á okkurt eg kom tú sum at vit hvat hendir í so sokallaðu samgonguni hvat hendir inni í rúminum tá mann situr tvey tálvt ár og bað tikið ein kapittul burturúr ongantíð sjón hevur tí sum mann ger men eg havi tó tað vón tá ið bæði har eru postaftur sigur stevnbær og góðin rokning av spjársamanstýrin kemur inn í rættarnevndina at tit fáa viðgjørt tað ordiliga har og taka allar hoyringspartarnar inn tí at tað er tey neyðugt annars verður tað bara fjasum sum nógv annað
hjá samgonguni
ja takk hervur polstóttur ger sovæl takk fyri eg haldi í hvussu tað hevur týdning at vit vit hava ein gylta møguleika nú at gera eitt gott ov sterkt lógaruppskot sum veruliga verjir náttúruna og tað aso náttúrumargfeldið sum vit hava í føroyum og tí haldi et tað hevi verið sterkt vissi vit kundu gjørt eitt uppskot sum er munandi sterkari enn hetta vist mann so eisini hyggur eftir til dømis í ígrein fimm í uppskotinum so so stendur at at tiltøk at hesi g hesum løgtingslógini skulu vigast upp móti øðrum týðandi samfelagsáhugamálum og tað stendur eitt sindur illa greina hvat tað er og nær kann mann so faktiskt seta náttúruverndina til síðis kann alt so faktisktkatokoriserast undir samfelagsáhugamál hvørji eru samfelagsáurmálini alt er øgiliga illa greinað haldi eg sum gera at hetta uppskotið er veikari enn eg hevði hopað at
tað fór at blíva el la vera
ja takk so er tað bjørt samuelsen eina viðmerking takk fyri ja tað er so eingin ivi um at uppskot sum hesi ella lógir sum hesar komu avhangaa fullkomiliga av hvat fyri landsstýrisfólk umsitur uppskotið ella lógina og efta spyrj hervur postetur eg síggi eisini tey hava pylkað út hefta her viðrættindina hjá landinum til ílegur altso vis ta er okkurt serstakt mann finnurí náttúruni og onkursvegna haldi eg at tað er ein ein vansi at mann er so óítøkiligur í mun til hvat mann vil við hesar lóggávuni altso hvørjar ambittónur hevur mann hvørjar avbjóðingar sær mann hvussu hvussu kann mann tryggja at hendan lógin loysir tærr avbjóðingar mann hevur í mun til vernd av lívfrøðiliga margfeldinum í náttúruni sum veruleikanum er tað tað eigur at snúgva seg um eg ætlað at spyrja hervur polstóttir um hvussu nógv hon metir at nevndin fær gjørt við tað atso fáa semju um at gera nakrar broytingar sum sum øll kunnu taka undir við so tað ber til at fáa

ja takk hevur poulstøttur gjørt væl takk fyri eg vóni at vit kunnu fáa eina góða nevndarviðgerð av hesum málunum og at vit taka tær hoyringspartarnar inn sum sum hava øgiliga stóran kritikk av hesum uppskotinum bæði at tað er øgiliga nógv ymisk hoyringsskriv sum fær ymiskar aftur so vit fáa viðgjørt hetta málul væl tað góða við hesum uppskotinum er at tí at tað er eitt nýtt uppskot so kunnu vit gera nokk so stórar broytingar í tí og stára hvar veita identitetini í uppskotinum so tað hopi eg at mann kann fáa eina semju í nevndini um at taka sum eitt part av inn aftur tað vísir bara tó at tað er ringt sum andstøða at ávirka uppskot sum samgongur kemur við
og fáa breiðar semur um tey takk fyri
ja takk helgi abramsen ger sovæl ja frú forkvina hervur postettør kallaði eitt uppskot eitt neyða regn men í mun til undanfarna uppskot so er okkur sum bendur á at hetta eggið verður vorpi tað var bleiv hitt ikki men eg fari at spyrja hana aftanu at hoyrt hana ø ø eg far spyrja hana um hon fer at atkvøða fyri hesum uppskotinum og um hon ætlar tað kann hon greiða frá hví ein
havi tað takk fyri
ja takk har var pólsættur ger so væl takk fyri nú nú eri eg av teirri fatan at tá ið vit gera lógir í føroyum so skulu teir vera góðar og teir skulu geva meining og innihaldið skal vera gott tí haldi eg at tað ikki nevndvíst er nakað at reypa av at hetta neyðareggi verður vorpað í mun til at hitt uppskotið sum sigur í streymber kom við ikki var samtykt teyð munandi betri fyri náttúruna í føroyum hvussu tað uppskotið var samtykt og hetta ikki kom niðan eg havi ikki tikið eina greiða støðu til hvussu eg akhýrist málum tað kemur nevndarviðgerðin at
ja avgera ja takk
eg hugsi hvart vóru føroyar uttan fjøll skorar plantur vatn fisk hval fen og fátækari tað kom man vussu at siga nógv fátækari

liva við náttúruni og liva av náttúruni vit liggja har sum vit liggja vit mugu brúka náttúruna vit mugu útbyggja og vit mugu veiða men alt hetta sum vit gera eigur at vera burðardygt og tá mann tosar um at all er tað náttúra ella er tað vinna so er tað púra skeivt tí tú mást hava bæði vinnu og náttúru og tað hanga saman og bæði eiði at vera burðardygd tí hvørki riggar ella heldur í longdini visti ikki tað føroyar kunnu ikki vera eitt avkvarium tað vita vit tað kunnu vit ikki vit kunu helt ikk vera eit reservat alt sum tað er men vit kunnu laga tað soleiðis at summi øki kunnu blíva eitt reservat tað er øgiliga viktigt haldi eg at mann sær náttúruna sum nakað sum er eitt tilfeingi nakað sum vit skulu bæði verja men eisini brúka og tá ið eg snakki um burðardygd so meini eg at mann hugsar at mann má hugsa um allar vinnur sum eru í sambandi við náttúruna tí mann veit at allar vinnur sum bæði fiskivinnan alivinnan vit snakka um ferðavinnuna tær eru avhangar av náttúruni tær bundnar at at tú gert tingini burðardygt soleiðis tú fært tað sama ár undan ári at tað er ein ringrás sum alla tíðina skal vera í lagi og tað merkir at vit hava altíð liva við náttúruni og tí mugu it eisini læra okkum at liva við at vit skulu brúka náttúruna rætt og ikki niðurlaga hana soleiðis at einki hava eftir hendam og eitt gott dømi er tað at mann má granska í náttúruni granska í til dømis vit hava fort eg havi fort fram fleiri ferð til dømis visu man skal hava mangið fuglamangi í føroyum so má mann hava granskingar innan fyri tað økið og so má mann játta pengarnar innan fyri tað tað nyttar einki at vit vit skjóta tann seinasta fuglin ella vit veiða tað seinasta fiskin so eittannastað so mugu vit hugsa um tað eisini mær dámar væl í hesir lógini at mann hevur staðbundnu friðingarnevndirnar og varðveitt har tí tað haldi eg havi verið týdningarmiklar í mun til ymiskar friðingar sum hava verið fyrr í tíðini eg havi nevnt fyrr friðingina av fjallavatni í vágum har mann ætlaði at útbyggja servætlaða útbyggja vatnorkuútbygging har mann hevur varðveitt fjallavatn sum eitt friðingarlendi øki sum er ein perla í vágum og tað angrar eingin í dag tað var lokala staðbodnafriðingarnevndin sum var tann sum sum varð leikaði harðast ímóti og tað bara mál til enda hhevði hevði tað verið myndugleikin almenni myndugleikin sum hevði bestemmað altso tað vil siga sentralu myndugleikin so hevði tað verið útbygt í dag og taðheviveri ein skandala fyri føroyar eg meini tað soleiðis at tað er nógvar nógvar til dømis anógvinna frá alivinnumi og aðrastaðni at royna at hyggja eftir hvussu tey kunnu ala burðardygt an roynir at gera skipanir reglur fyri tað og alt gott um tað og tað er tað er mann veit eisini fiskivinna mann roynir at gera skipanir sum gera tað burðardygt at veiða fisk tí vit vita at vit eru av hangu avtí vit liva av tí og tí má tað vera soleiðis atein náttúruverndarlóg tekur atlit til náttúruna sjálvandi men eisini atr til vinnuna útbúggingar men tá tað kemur til vinnuna so er tað tvær tvær síður av vinni kann mann siga tí vit hava ferðavinnuna á einum øki sum er avhangi á náttúruni vil eg siga undir bundina á náttúruni tí ferðafólk koma til føroyar at síggja hetta vakra landið fyrst og fremst og til at skoa tey støðini sum eru vakrast og visu tey ikki verða vilíkahildin rætt altso tað vil siga at burðardygdur í tí vinnuni so verður ikki nógv at skoða til endan og tað saman við fuglamannginum tað ávirkast eisini av tí og tí má mann hyggja eftir øllum føroyum sum eina heild tí skal ein náttúruverndarlóg liggja upp at øllum øðrum lógum sum mann ger í samfelagnum

eg hugsi um tað viktigasta er at játta pengar til økini sum skulu verja náttúruna men mann man eisini a ella geva vinnuni møguleikar til at virka í samráð við náttúruna

eg hugsaði umeg tá mann sigur at mann skal hava útbyggingar so mugu útbúgingarn altíð taka atlit til tey lokalu viðurskiftini og tí er tað gott at mann tekur lokala myndugleikan upp á ráð og sjálvandi har er kommunur við staðbóndum friðingarmyndugleikarnar og so kann mann sjálvandi eisini taka onnur við í viðgerðirnar tað sum eg sakni serligani tá að kemur til náttúruvernd tað er at mann játtar pengarnar sum krevjast fyri at granska í tí tí vit gita uttan at vita bæði við tá tað kemur til fisk tá tað kemur til fugl og mann samstarvar for lítið eisini eg havi víst á fleiri ferðirnar at visti mann hyggur eftir fiskivá undir føroyum og sjófugli so hangur tað saman tí skuldi mann granskau ina fyri sjó
oklu eisini og ikki bara inanfiri fiskivinnu íðintakk fyri takk fyri næstur at røða er jacob vestergaard
gersuvæltakk fyri frú forkvina hendan náttúruverndarlógin hevur verið ávigis langa tíð og hevur havt onnur heitur enn hon hevur havt í dag og fyri mítt viðkomandi kann eg siga tað at eg dá meg munandi betur hesa lóggávuna enn tann sama vaksturin av lóggávu sum etu marnfeldislóggávan tí hon var ring at fáa hon var ring at fáa skil á hon breyt frá føroyskari danskari gásaregin danskari lóggávu hn hon varð tikin úr úr serligum norskari lóggávu so hon varð hon varð munandi verja at fáast við henda lóggávan

fyrsti parturin av hesunm her ið veri tosað um lívfrøðili margfeldi ugm mann a mann skal ansa eftir av plantusløguna at fáa inn til føroyar og oftani havi eg hugsa um hesa báðar stovnarnir sum eitur skórø klandsins sum roynir at innflyta ymiskt sum kann vaksa í føroyum sum oftani eru í andsókn við tey sum skal skula varðveita tað sum veksur í føroyum og mann ikki mann ikki kemur við útlendskum ella fremmandum sløgum inn í føroyska samfelagið fyri eftir hondini nørum nøgrum árum síðan so umsati eg tað øki ti fyri nógvum árum síðan og tá ar tað áhugavert at hoyra í gásaregin serfrøðingar á báðum økjum argumentera fyri og ímóti tey sum arbeiddu á skóru klandsins fyri hvussu skilagott tað var at royna at finna útav at innføra plantur og annað sum vaks í føroyum trø sum vágsi í føroyum kláraði føroyska veðurlagið og hinvegin tey fólkini sum staðiliga mælsið frá at mann kom við fremmandu sløgum inn í føroyska samlagið ja ikki b frá mær an ansa eftir at mann ikki kom við for nógvum sløgum av plantuminn føroyska samfelagið serfrøðingar hvør á sínum økum sum høvdu ja heilt ymiskar meiningar tíðviðvíkjandi eg havi havt eitt sindur við verandi lóggávu at geras sum formaðuri friðingarnevndin ymsastaðni í landinum og tað er sjálvandi ein gomul skipan men hon er so forankra var forankrýdtu gomlu fyrisitingarligu skipanini sum mann hevði í føroyum ein samanblandingur av tí sum mann hevði tá av embætisfólki og so leikfólkum viðfriðingarnevndum yvirfriðingarnevnd og ja mann kann so siga tann skipaninela tann lóggávan og sum hon er umsitin hevur hevur vart náttúruna soleiðis sum tann lóggávan onkursvegna hevur lagt upp til at mann skal verja náttúruna tann lóggávan fer ikki niður í svørum og hyggur hvat er av ymiskum svørunum men meira konsentrera seg um log hyggur at hvussu lendið annars landslagið skal síggja út og eg haldi tað er ein skipan sum alt annað líka hevur hevur virkað væl mann selur føroyar sum hella órørda landslagið har mann skal vísa náttúruna fram soleiðis sum hono einaferð er og soleiðis sum okur hava klárað at varðveita náttúruna eg skal brúka tann síðsta minuttin sum eg havi eftir tíðin er stutt til ati viðgera tað sum eg haldi vera nú nú nú nú koppi eg yvir til at vera jarðeiðari til at vera til at vera øgiliga lagarligar treytin hjá myndugleikanum at yvirrula privata ognarrættir mann hevur ymiskar greinar og mann skal byrja við kunngerð um verndarøkir og so fær mann

og tjóðgarðar og og ymiskt sum mann og náttúrufriða økir sum mann øgiliga lættliga í mun til lóggávu annars í mun til ognarrætt og ognar tøkureglar kann fara inn og lýsa sum um og tað er sjálvandi sagt eitt sindur um hvussu mann kann gera tað meni jarðeigarin er øgiliga lítið vardur í tí tað framgongur ikki visti mann fær heilt til tað lágpraktiska hvør skal hvør skal ansa eftir hesinherast skal tað stiðgast inn á hesi økini hvør skal syrgja fyri at at stikið stendur nú eri eg niðri í tí heilt heilt lágpraktiska sum eg síggi verða teir tvisturnir verða tað klændri ígásareygum ímillum jarðeigarin og tann myndugleikan sum sum s kemur inn í hagan bøin og sigur hetta økið skal skal eg verja haðin atlendið er bit og og fóðurgrundarlag hjá teimum sum eiga lendið og tí føli eg at hetta her við endurgjaldið og hvussu mann endurgjald ey tey tingini eiga í øllum førum at haldi eg at strammast upp sum tað er líka við alla aðra lóggávu um ognartøkuanna
takk fyri fóðrini ja
takk her ein viðmerking frá jóhannes joensen ger so væl takk fyri frá fólkum ja nú er røðarin fyrr enn til landsstýrismál og fiskimál eg hugsaði at eg havi nevnt tað fleiri ferðir tey síni røðuni at mann snakkar um at sjófuglur og fiskivinnur hava eitt tætt samband eg hugsa bara hví mann ikki brúkar mær pening til granskingina fyri fugl og fuglaterðingar og so mann fær eitt betri yvirlit yvir hvussu støðan er til dømis við viðmyndugleidum
hatta er úr øðrum undir føroyum takk fyri ja
takk ja hvussu koyrir tú at gjørt væl takk fyri frúfólkuna sjófuglur livir av tí sum er í sjónum og lundi og lommi livir av nebbasild toskur livir eisini av nebbasild og hví hví tað er lítið til at nebbasild ja tað er ein spurningur sum mann ikki ordiliga hevur greið á í føroyum fiskamenniskir nebbasild og tað er ikki nakað við fiskapi sum ger tað at stovnurin av at nebbasildi svingar øgiliga nógv men eg eri onkursdegin har tað er onkspærin ein natúurfyribrigdi sum gera tað kanska meira enn enn veiða av ymiskum fiskastøðum og serliga veiða av fugli sum gera tað at at stovntað at stovnarnir svinga men sjálvandi ger havstovan sínar metingar av stovna føðigrundarlagnum føðigrundarlagnum hjá fiski sum eisini er føðigrundarlagið hjá ávísum sjófuglum so tað er rættiliga samanfallandi og tí áttar at verða nevnt at samanfatta tey
tey tingini la taka granskingina takk fyri ja takk næstur at røða er heðin sakar
sum tað eisini verður sagt er sagt so er tað sjávani náttúruverndarlógin sum ella nýggj náttúruverndarlóg sum er til viðgerðar og sum fleiri at vera inni á so er hetta ein øgiliga umfatandi lóg vit síggja at við viðmerkingum annars o r vt uppi á eini hundrað og tíggju síðum í sambandi við við tað og eg haldi eisini at eg eri eri faktiskt væl uppsett í í lógarverkinum hvat ið mann vil við tím nýggju náttúruverndarlógini eg haldi sjálvur ati at tá ið mann tosar um náttúruvernd og og hvat er galdandi og hvat skal til og sovíðari so hevur mann kanska havt ta fatan at verandi lóggáva ikki er nøktandi soleiðisnar at ella mann hevur fingið kanska tað forstáilsi at at mann heldur tað at mann sleppur at gera akkurát smann vil altso vit hava jú rættiliga góð skipaði viðurskiftir í føroyum altso vit hava jú kommunur sum allar hava gjørt sínar byggiætlanir og bíðar planir sum púra greitt vísir hvar ið tú kanst byggja og virka og til dømis cethúsøkir vinnuøkir og sovíðari og onnur økir hvar ið tað verður so framlagt og góðkent á hvørta síðnum og at vit hava eisini tað at vit hava tað uppbýtt sum er innangarðs uttangarðs og út frá tí virkar hvør k kokommuna sum er myndugleiki á staðnum og vissi tú fert út um tað so sjálvandi skalt tú

friðingnevndir friðingarnevndin g yvirfriðingarnevndin sum mann annars ætlaði at taka burturúr tað var tað sum mann ætlaði at gera í í tí upprunaella tað sum mann arbeiddi við áðrenn og tað haldi eg er gott at tað er komið inn aftur tað at tú hevur tú tekur lokalt samfelagið við soleiðisnar at tann parturin sum gongur fyri seg úti í hesum økinum eisini eg fór at ankra so tlá so úti yvir økinum og tá ið mann hyggur eftir tí frá tí kommunalu síðuni av so er væl eingin ivi um at at tað sum mann onkuntíð helt tað var at tað kanska gangar ov seint sjálvandi skalt tú hava tíð til at viðgera málini og tey skula viðgerast ordiligani og sjálvandi skal tað verða begrundað og eg haldi eisini tað er gott at tú hevur ein myndugleika sum sigur at hatta kanst tú hatta kanst tú ikki og har sum tú so ikki hevur til dømis ein eina eina eina byggilóggávu fyri til at fyri einar bygd ella eitt annað so skalt tú hvørn einstøku føroysk søkja bæði friðingarnevndini og yvirfingarnevndina um alt tað sum verður gjørt á tí staðnum tað haldi hevur verið ein ein ein góð skipan og eg haldi eisini at at tað er tað er gott at tað er tiki við og verður ein partur av tí nýggju tað sum kanska hevur undrað tað er sjálvandi tað sum vit øll hava verið við til í sambandi við vit snakka um at vit skula útbygja okkara samfelag soleiðisnar at vit fáa so grønar oghálbarar loysnir sum til ber og tá ið mann so fer í holt við tað tað verður so vatnorku ella vindmyllur ella hvat hannr er so er ein veldig diskussión um at tað sæst aftur í umhvørvinum og tað er væl eingin ivi um at skulu vit og tað er væl tann vegin við skula so má tað so ella so síggjast aftur men sjálvandi skal mann taka atlit til at tey tingini eru og so er bara spurningurin hvussu langt niður detaljurnar skalt fara fyri at steðga einari bygging á einum øki og nú tosi eg um úti í náttúruni aso hvat er tað fyri plantu vit tosa um hvat er tað fyri vøkstur og so víðari eitt ella annað stað so vita við tað skalt tú gera nakað sum má eitt ella annað víkja fyri tí og tí haldi tað er øgiliga umráðandi at mann atsbalansanr millum tann partin sum ger tað at at vit fáa so grøna framleiðslu sum møguligt ár okkara samfelag at tað eisini minst møguligan mun ávirkar úti í lokal samfelag ella úti í náttúru annars haldi eg at tað er hend øgiliga nógv góð ting í í sambandi við at at bøta um okkara umhvørvi og tá mann hevur verið ein partur av tí kommunalu skipanini so viðhvørt undrast mann yvir at til dømis at mann vist mann er hevur gjørt eina gøtu so so fær mann kritikk fyri at at at mann koyrir asfalta gøturnar sum fólk kkunna ganga og sovíðari sovorðni ting haldi eg havi verið virkað nokk so løgin men men og tí er spurningurin eisini hvør er tað sum kemur at avgera og eg haldi út frá tí at tað er gott at vit hava tær lokalu
og yvirfriðikanevndirnar eftir takk fyri frá forskúla ja takk eg var ein
viðmerking frá jóhannes joensen ger sovæltakk fyrifrú forkvina ja nú ho nevndi hensa chri sakariasen nokk so nógv um hetta hervið lendisætlan het her við útbyggingar og byggja og annað eg hugsaði landbúnaðurn hevur snakkað ógv um hetta her at mann mann tekur jú tað verður nógv útbygt í samfelagnum og og tað veður bygt allastaðni so tað tað verður lítið á innangarðsfjørðu eftir til hendan nú veit ikki oriliga hvat landstrsmaðurin hann ætlar at koma við einum einm einum lóg um lendsætlan í føroyum so nú veit ikki hat hensa carriasen sær hvussu mann skal gera og skipa viðurskiftini tá teiy hugsa um landbúnaðarjørð og uttangarðs innagarðisjørð tí
tað verður øgiliga nógv bygt í dag takk fyri
jakcsgja takk fyri og takk fyri viðmerkingina joanes joensen eg vil siga at tað sum jóhannes joensen førdi fram í sínari røðu var eg faktiskt púra samdur í hetta her at hvar mann vísir á at altso hvussu vit skulu útbygja okara samfelag og at náttúran og fuglur og fiskur og annað tað hangur saman í tí samlaðu oyndini eg haldi annars í dag kann mann hvussur staðfesta eitt at tað er ein øgiligur munur at velta burtur úr níggjum afturímóti fyri fyri bara fyri fýrs hundrað og hálvtrýss hundrað árum síðani vit hava veldar maskinur og annað og tí haldi eg tað at men tað er rættiliga interessant nemliga tað hvar skalt tú byggja vit diskuteraðu onkuntíð tá ið vit vóru í sunda kommunu um hetta her er at siga er tað rætt at flyta bygdina út um bygdina fyri ikki at brúka dyrkaða jørð vist tú hugsar hugsaði um at umhvørvið rundanum og at trívast so er tað væl eingin ivi um tað at tað var viktigari at at tú hevði hesi húsini inni í tí verandi øki men tað síggist so tað at tú tókst dyrkað lendi so at at at dyrka lendi í dag ið fórhólt til fyrr
tað eru hvussu betýðiligt lættari takk fyri ja takk næstura røða er hendrik old
nøkur ting er man ei niður í ella samdur um og nøkur var ikki samdur um tað var gott at tann lógin sum var her ikki komið víðari og hon hevði ikki havt ein livandi kjans er løgtingini on hevði kanska fungið sjey stemmir ella átta stemmur ella visti tað var heilt ein ein góðan dag hvar lagi var gott á fólki fyrsta viðgerðin vísti okkum tað at tingfólk tóku tíbetur ikki undir við og núverandi landsstýrismaðurin sat í stólini hjá helgi eg minnist hann noteraði seg nokk so niður av soninum fólk ikki hildu koma ígjøgnum og hann hevur tíbetur valt at taka tað burturúr sum tingið greitt segði at tey tóku ikki undir við altso til dømis tað at visti tú traðkaði á bøin altso tú fekk ja altso fongsils revsing fyri at traðka á tjóðblomstrið tað var øgiliga næðr við kanska slapst tú við ein enn ein ein ein bót og og soornur ting sum var ekstremistisk tað hoyrdi ikki heima í hesum samfelagi sum sum livir iná niðr enn á túruni sum plata gera eg haldi tað manglar eitt at seta forboð fyri innflutningarlivandi djórin upplagt forboð fyril innflutningar livandi djórin visti tað so er okkurt heilt øgiliga spesielt hvat tað so skal vera so kann mann taka tað upp men men fáa stoppa feri og innflyta alt millum himmal og jørð sum ikki hoyrir heima í hesum her landinum tað sama plantur hvat skuldu flyta planturinntil te herikki meira enn nokk av plantur altso tað tað fylgir alt alt eg eg veit ikki hvat mann skal rópa tær alt annað við sum ikki skal koma inn í landið her breyðmakkurin fóru hundarnir bara upp á grunda av innflutningi av forskeljum

okur hava tað sum eru øliga spesielt ár tað kemur í sovornar lógir so brúka mær rorðaorðingar sum føroyingar yvirhøvur ikki ana eitt eru í er sun lendis spelli eg trúgvi ikki at níggjuoghálvfems prosenta føroyingar vita hvat te geft nakar lendi spelli er tað nakað sum veksur el ella nakað sum sum eru nakrar aðrastan hvat er tað henni lendisspelli koyrir fingurin up fistu onkur veikardi

haldi at nú hava okur fræga koltur eg haldi at tað skal vera soleiðisnar at løgtingið skal avgera sit skuldu hava eina rammulóg harra landsstýrismaður eina rammulóg sum sigur at koltur er fræga fyri seyð ella hvat han er viður og siðradal er lat sbpettrini ar orði tað kann vera í lagi at hava tað vis mann so skal fræga nakað annað so skal mann í løgtingið og avgera at tað skal frægast altso totalt frægast fyri fyri fyri alt lív burtur frá tað sum veksur upp í øðruni eg haldi at løgtingið skal í hvørn einstakum føri taka støðu til visseg íð økir í landinum skulu frægast fyri alt ikki minst at at ganga eftir og so hevur mann eina avgerð sum løgtingið hevur tikið støðu til vilsti tú fær ein tú kant fáa eitt landsstýrisfólk sum sum fer heilt út í tað ekstrema sum sigur bara lat okum bara frigja alt sum sum atkomuligt her og hvat ger mann so tú hevur givið heimildina til eitt fólk at frigja og tú kann ikki bara utta víðari taka hann aftur koyra landsstýrisfólki frá kanska ella ella eit el anað sovorðitt eina rammu lóg sum sigur at hvønn einstøkum førurim skal løgtingið taka støðu til nakað skal leggjast yi hvør einstøkum førum og so er støðan greið og so hevur mann nú havi okur koltur og møguligt tað næsta kemur hartann vegin eisini tað sama við fuglameingin altso tá eg var óviti tá fekk mann pengar fyri at skjóta krákur til dømis tær vóru so nógvar krákur at løgtingið bestemmar ikki til at mann fekk eina krónu fyri krákunevi ella har á lei eitt sindur meira frá ravnanevi og tað er so nógv meira kráka nú um teir vóru tá nógva ferðna meir summar dagar r mann hoyrikki mannamál ta veðrið er gott fyri krákun uttan fyri og tay sum uppliva hava verið lembing at gera taðær sita á hvørjum d e við einasta einum pelag táð ey seði fer at a kráka hvør einasta ein pl og tað er ikki lukkuligt at tær snakka um í dag at fara til dømis a teir siga mann burdi kanska skotið tey fyrstu tvey túsund krákurnar til okkurt sovorðnangar tað er ikki lukkuligt tí at so fer alt tað heila enda bendist alt samfelagið sum tað er nú koma nakrar røðarar og fara skjótar

vága burðardygt har kann mann sjálvt verða vera samdur um lokalar friðingarnevndirnar eru fínar at behalda tær t er tað eru fólk sum hava samband við veruleikan og tað er tað okur hava brúk fyri úti um landið hava fólk sum hava samband við veruleikan og tað eru tað sum ofta sýslumenn sum eru av
balanseraði burtur frá onkrum einstøðnum kanska sum er ógvuliga avbalanseraður ja takk og kunna taka hensyn til til umhvørvið skilji í tíðin farin takk fyri næstur á røða er landsstýrismaðurin magnus rasmussen
ja rðaorðaskifti eg fari at halla nú fyrsta viðgerð

og sum sagt her er ein ein onnur lóg saman við og tað er um um friðingarlógina øhtað hevur verið eg haldi at tað er verið rímliga jaligt men eg havi lagt merki til kanska at í í tjóðveldi havi tað verið eitt sindur ja eitt sindur skeptisk kanska tey sum havt orðið í tjóðveldi hat vera itt sindur skeptisk men tað hevur man væl loyva at vera tað tað vil eg siga mann kann siga altso hví hví skulu vit hava eina nýggja náttúruverndarlóg altso í veruleikanum er tað so at lóggávan er óbroytt síðani ítjan hunrað og hálvfjerðs o so kann mann siga ja men kann lógin ikki vera góð nokk fyri tað um hon e eit idur gomul altso vit halda okkum ikki vera verri fyri teimum vit eldast eitt sindur men men tað er soleiðisnar at mann hevur faktiskt arbeitt í í nógv harrans ár við hesum her at fáa eina nýggja náttúruverndarlóg vit hava eina friðingarlóg og hana ætla vit at varðveita vit taka nøkur ting burturúr har taka vit tað sum hevur við sjálva náttúruverndina burturúr meðan alt hitt sum tær vanliga hava arbeitt við verður verandi tað er upplýst at tað er einki at nei friðinganevndirnar hava ikki arbeitt við við verndini ella friðing direkta í síðan nítjan hundrað og áttaogfýrs og hyggu man eftr hoyringsskriv nú verður tosað nógv um hoyringsskriv so er onkur av friðingarnevndunum sum sum tekur undir við hesi her broytingin at mann tekur tað við friðingarheimildunum útúr meðan restina av virkseminum er inni í og eisini við við hesum við yvirfriðingarnevndini men mann hevur arbeitt í í í nógv harrans ár við hesum her og og tað er verðið nevnt um at tað var eitt uppskot her fyri nøkrum fáum árum síðani undanfarnu samgongu og tað eg minniski akkurát ta eg haldi tað tað tað kom tað kom ikki víðari eg veit ikki akkurát men hennrikold var rímiliga avgjørdur at tað hevði ikki ein livandi kjans og hann var partur av samgonguni so taðtað er so tað men vit hava so undanfarni landsstýrismaður og tað stóð í samgonguskjalinum at vit skuldu hyggja upp á tað sum æt náttúru margfeldislógin og tað arbeiddi sum landsstýrismaðurin við undanfarni og tað bleiv sent til hoyringar og eg haldi tað vera til hoyringar tá ið eg komu í umhvørvisvinnumálaráðið augustmánna og kom so tá í heyst so hevur verið kanska sum eg nevndi serliga frá tjóðveldi verið verið nakað av kritikki og og skepsis við hesum her og mann hevur lisið úr hoyringssvarum og tað er sjálvandi fínasta slag men eg eg haldi eg fari at heita á tingfólk um at lesa eitt sum eitur fylgiskjal trýogtjúgu tað er líkasum ein samandráttur av vøllum har har fær mann eitt óalmindiliga gott yvirlit yvir sum eisini svar upp á nakrar av teimum spurningunum sum sum eru komin fram hetta er verðuð nevnt um hetta r ein politisk semja ella politiskt neyðaregg nevndið onkur neyðaregg tað hevur ikki verið hildið nógv nógv um men men tað er so eitt egg meni tað sum er at

hví hann er tikin burturúr og tað var hann tann kapittulin sum haldi eg voldi øgiliga stórar avbjóðingar tá ið tað var tá seinast í undanfarna samgongu akkurát hesin her kapittul tvey men so samstundis so hevur tað verið spurt ja men tað stendur okkurt í almennu viðmerkingunum um um kapittul tvey altso er hann so allíkavæl galdandi og har har kann eg bara siga tað at tað sum liggur í tí og og tá mann lesur viðmerkingunum so skal lógin fyrisita samsvarandi somu miðjum og meginreglum sum stóð í kapittlul tvey altso sjálv lógin meðan tað fær ikki tvørsektruellan virkna sum eftir lógaruppskotinum hjá undanfarnu samgongu tað bleiv nevnt hetta her um samfelagslig atlit altso eg haldi tað var hervur posdóttur men tað stóð eisini í í uppskotinum hjá undanfarnu samgongu altso akkurát tað sum mann ma blívir kritiseraður fyri kanska at hava við nú ella tað ikki nóg nágreina men tað var eisini við seinast og eg haldi eisini tað er faktiskt eitt rímiligt atlit at at taka øso nevnt um ati í einum hoyringssvari ella skrivi stóð at landsstýrismaðurin fór at fór so øgiliga vald tí at hann skuldi vera líkasum kærumyndugleiki men tað er hann als ikki og tað er broytt og tað er millum annað tí man sendi tað út til hoyring tya er fyri at fáa svar og viðmerkingar umeftir so tekur mann og og metir um og tekur nakað til sín og og su tað tekur mann ikki til sín og og viðhvørt er mann bara ósamdur tá ið tað verður sagt at mann heldur at hendan lógin er er verri enn einki at hetta er eitt afturstig so má egbara siga tað er ósamdr og tað má eg hava loyvi at

er absolutt eitt stig á rætta vegnum og og so tá mann kemur til kapittul tvey

altso hví hevur mann tað ikki við hví hevur mann ikki kapittul tvey við og og eg haldi að er tað stóð púra greitt at margfaltslógin varð inspirerað hon var íblást frá norskum myndugleikum tað ta haldi eg eg eg taki ikki tað havi verið nevnt fleiri ferðirnar og har hvussu er tað í norra norre er munandi fremri enn við tá ið tað kemur til nógv við náttúru og har hevur mann í norra í nógv harrans ár lagt stóra orku í at skráseta náttúrfeldi og at gera alla skrásetta náttúru við tannum talgilda og atkomandi hjá øgiliga nógvum ella øllum soleiðinar við nøkrum fáum klikkum so hevur tú hesær upplýsingarnar bæði um djór og plantusløg sovíðari meðan í føroyum mangla vit hetta her og tað er millum annað tí at tað verður neyðugt við hesi lógini at vit mugu styrkja náttúrufyrisitingina soleiðisnr at vit kunnu fáa hagtøl til vega og skrásetingar og skuldi tað so hent ein dag at mann heldur at nú er tíðin búgvin jamen so kann mann koma við kapittul tvey visti mann heldur tað men men politiska skipanin heldur hvussu ikki at hon er búgvin og heldur ikki fyri fyri nøkrum fáum árum síðani og heldur ikki í dag so samanumtikið so haldi eg at hetta her er ein ein góð lóg og kritikkurin hetta her við hesum negativa kritikkinum ja vit koma í nevndina sjálvandi og kunnu svara upp á spurningar sjálvandi og og fáa tað meira útdýpa men eg haldi í hvussu er at hetta her er ein góð lóg og so kann e líka leggja afturat at tá ið tað verður tosað um at landsstýrismaðurin fær so øgili vald so so er tað í í øgiliga nógvum lógum at landsstýrismaðurin fær kunngerðarheimildir sjófeingislógin umhvørvisverndarlógin tað er so øgiliga nógvar lógur og tað stendur í haldi grein eitt í stýrisskipanini at tað er landssýrismaðurin sum ella landsstýrið sum fyrisitur og sjálvandi skal tað vera við skili so eg tað eri eg ikki so bangin fyri
tak fyrija takk her eru nakar
viðmerkingar bjørt samelsen ger sovæl takk fyri ja takk til landsstýrismannin at hannin er komin við einum uppskoti um náttúruvernd men tað fer eitt sindura av sporinum tá ið hann líkasum mælir tingfólkii til at lesa viðmæli ella ella kommentaran frá vinnmálaráðnum til hoyringssvarini tí tað hava øll framsøgufólk sjálvandi langt síðani gjørt tað er nokk tað fyrsta tey gera tá tey fáa eina so stóra lóg sum he og tað er netup tað sum eg vísti á røðu míni í at fleiri av hesum viðmerkingunum tað at henda lógin verjinn einki tað er nakað sum kemur beinleiðis frá tjóðshavninum og undir mentamálaráðnum tað að so ikki ting fólk her sum siga tað men ein stovnur undir landsstýrinum landsstýrið sum kemur ví lógina og í mínim bestu sannvøri søvi e so síggi eg at mann hevur í møti gingið teimum í ein vissan mun í mun til kæru til dømis men annars ikki trupulleikar sum tey vísa á eri jú akkurát teir somu til dømis at mann evur tikið kapittul tvey út og ogg og og hvussu mann kemur umsita hetta og so frameftir so kundi landsstýrismaðrin kanska veri eitt sindur meiri ítøkiligur hvat er tað fyri ambitiónur hann hevur hvat er tann ætlar sær at gera hvussu ætlanin at brúka lógina
ja
jatak magnusrasmussengersovælja takk fyri nú vóni ikki eg koyrdi hetta púra sporinum hatta var bara eg haldi bara tað at tað er tað er so øgiliga einfalt at mann kann líkasum finna altið mansiga á einum skjali so tað var bara bara positivt meint tá ið mann kemur til til ummælisskrivið ella hoyringsviðu frá frá mann kann siga mentamálaráðnum so haldi eg segði tað nokkso greitt altso eg eri ikki samdur við øllum sum stendur har og tað má eg hava loyvi til og tað er tað sum verður grundgivið fyri millum annað í hoyringssvarinum og eg haldi ikki at náttúruverndinfer verri av hesi lógini ella sum sum bjørt samuelsen sagt at tað verður altso uppaftur verri alto tað er faktiskt betri ongahavt sum summøguliga mentamálaráðiðg sagt tað orsaka stað var tað so so eri eg beinleiðis ósamdur við tí og tað má eg hava rætt til at vera og vit í umhvørvis vinnumálaránum hetta her er eitt munandi stig á røttu leiðini tað kundi gott verið at okkurt kundi verið øðrvísini men hetta her er hvussur
er munandi betri takk fyri
ja takk jóhannes joensen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja eg eri samdur við landsýrsmanninum eg haldi heta er eit eitt stig á rættari leið eg hugsi bara eitt sum eg haldi manglar oftani á hasum økinum tað er so nógvum økjum í føroyum tað er tað at mann nú nevndi hann hetta her við at eyðmerkja og og fáa hagtøl tað manglar vit á so nógvum økjum eisini á náttúruøkinum náttúrugverndarøkinum eg hugsi um mann mann hevur hugsað um eisini at raðfesta hvussu ann ætlar at fíggja ella seta meir pengar av til til dømis gransking og og og eyðmerking av tað kann vera øllum møguligum innan fyri fugl og
ur og annað takk fyri
ja takk magnus rasmussen ger so væl ja takk fyri r formaður ja tað kem mr eikni at vísa seg tá ið mann fer at leggja fíggjarlóg ig mann fær cæt pengar av til eina náttúrufyrisiting tí ein náttúrufyrisiting skal millum annað fáa til vega vitan og hagtøl og svíðari soleiðisn at mann hevur eitt haldgott grundarlag til at taka avgerðið út frá so tað
har er avgjørt nakað mann eigur at gera takk fyri
ja takk siristenberg eina viðmerkingtakk fyri frú forkvinna ja tað sum var upprunaætlanin tá við hesum her at allir myndugleikar skuldi taka atlit til náttúruna tá tay tóku avgerð tað var akkurát sum tí mann vildi hava ein sovornan uppalandi virkna at mann altíð skuldi taka fyrilit fyri náttúruni tá ið mann tók eina avgerð tað men tað kann mann so kanska fáa inn í lógina seinni men men mann eisini het her við at mann skuldi taka avgerð og upplýsting rundarlag og tað krevur sjálvandi at mann hevur skrásetingar og mann hevur eina ordiliga náttúrufyrisiting og mín spurningur er hvussu mann í løtuni arbeiðir við at uppbyggja náttúrufyrisiting og skráseting ats hvussu mann ítøkiliga arbeiðir við tí í løtuni tí tað er nokk so stórt grundarlag undir at t ikki bara hesari her lóggávuni men faktiskokra framtíð tá ið tað kemur til

ja takk magnus rasmussen ger so væl takk fyri frúfólkina ja ungvarpsstovan arbeiðir javnt og samt við slíkum og vit hava eina avdeiling har sum eitur verd sum eisini er inni í hesum oyggjunum men tað er eisini neyðugt at vit seta mann sigur pening av vit seta resursur av so eisini at vit kunnu uppbyggja eina náttúrufyrisiting sum nevniliga kann skráseta og og fáa til vega vitan og so víðari so tað er tað er eisini
ter nakað sum lggur fyri framman takk fyri ja takk næsta røða er bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna hetta e vera eitt áhugavert orðaskifti og eg ætlaði fyrsjálvurdi ikki at leingi um tað men eg haldi ati tað landsstýrismaðurin leggu ta eitt sindur út sum um ati tjóðveldi skal hava sagt at heta e verjum einki so má hesum framsøgufólk ænlaðu at vera ógvuliga mismælt ella vilja í øllum førum undirstrika at tað sum eg segði var at vit vilja lata ivankoma á landsstýrismanninum og samgongu til góðar og vit vilja leggja alla okkara orku í at fáa hetta uppskotið rætta upp soleiðis at tað veruliga røkkur sínm endamáli og eg vila magnus rasmussen landsstýrismaður í umhvørvismálum ikki skal vera og iva um at okkara vilja vit hava hóast alt øll míni ár í politikki og langt áðrenn tað verður ein flokkur sum verður sera virkin í mun til at fáa lóggávu har vit fylgja teimum sáttmaðu vit hava bundið okkum til tað verður eisini víst til viðmerkingunm í hesum uppskotinum at tað er jú heilt afturi í í ja hvat blívur tað tað er væl meir enn tjúgu ár síðan at vit byrja at tosa um at mann skal hava hesa lóggávuna í hálvfemsunum forplikta vit okkum trýoghálvfems til at fylgja sáttmálan hjá st um verja á lívfrøðiliga margfeldunum og vit vilja eisini e løgtingið jú eisini samtykti at vit skulu fylgja teimum seytjan heimsmálunum hjá st sum jú eisini partvíst snúgva seg um verja av lívfrøðiligamargfeldi men tað sum eg gott kundi hugsað mær og tð malda a landsstýrismaðurin ikki tímir at taka orðið aftur men viss hann í øllum førum tað havn ferið í nevndina leggur greiðari fram hvørjar ambitiónur hevur mann hvat er tað man vil við sær lógini tað hevði gjørt tað nógv lættari at viðgjørt tí tað er ein reellur kritikkur tá ið tað kemur át hoyringssvarið frá einum stovni sum er undir tí sama landsstýrinum sum kemur niðan við lógini og sum er so kann mann siga ógvusligat um hettar og og og mann kann ikki siga at tað verður møttvið broytingum í serliga stóran mun tað viktiga er at vera konstruktivur nú tað viktiga er at fáa skipanina at virka ta viktiga er at vit fáa eina náttúrufyrisiting sum riggar sum hevur nokk av av resursum og har vil eg gjarna nevna tað sum eg havi nevnt gjøgnum árini nakrar ferðir at mann kann gott fyristilla sær henda umsitingin hevur størv sum verða spjadd ymsastaðni í landinum her er neyðugt at byggja út við at tað eru fleiri fólk sum arbeiða við náttúruvernd í almennu fyrisitingini men tað nýtist ikki alt at vera strv út í argju tað kann saktans vera størv sum mann setir í fjarstørv sum so er knýtt atumhvørvsstovnuni vist ta er har mann vil savna hesa fyrisitingina tað haldi eg eitlans stað er rætt at gera tá ið mann nú hevur hndað stovnu og síðan valdi eisini mann eigur at taka upp kjakið um tað er rætt í einum vinnumálaráði at hava náttúruvernd og umhvørvi eg haldi sjálv at tað kann blíva fóroyskt stórar konflyktir ímillum tey áhugamálið sum er vinnumálaráð eisini skal røkja samstundis sum eg væl síggi tørvin á at mann hevur gott samskifti ímillum ja til dømis landbúnaðarøki har vit vilja gera stórar útbúggingar í mun til at kunna dyrka nógv meira føroyskan mat og kunna bøta um landbúnaðin og útbyggjan tað má ganga á hond í hond við at mann tekur atlit á náttúruni alt annað er ikki burðardygt og vit skulu hava burðardyggan bæði landbúnaðarpolitikk og umhvørvisnáttúruverndarpolitikk so gjøgnum formannin til landsstýrismannin tjóðveldið leggur alla síðina góðvilja í at samstarva um eisini hetta uppskotið hóast vit kanska er eit sindur vónbrotin av teimum broytingum mann hevur gjørt men týdningarmest er at mann hevur viljan til at gera nakað um mann klárar at seta orð á sum leiðandi landstýrisfólk hvat tað er hvør ar ambittiónurmann hevur hesum økunum sum mann verjir náttúruna betri enn í dag
takk fyri
hervur polsdóttir
eg hugsi at tá mann hevur eitt uppskot til fyrstu viðgerð so er tað ikki meir enn natúrligt at røðarar taka fatur í teimum hoyringsskrivunum sum liggja til málið og tá ið tað eru hoyringsskrift sum beinleiðis siga at hetta her uppskotið ger verndina av náttúruni verri so er tað nakað mamn mánn viðger í álvara hugsi eg er natúrligt tá ið tað so bæði frá onkrum framsøgufólkum í í samgonguni og frá landsstýrismanninum eitt sindur niðurlátandi verður sagt at mann skal lesa ummælisskjalið sum um at framsøgu fólk ikki gera tað so so er tað eisini við til at kanska taka viðgerðina á málinð eitt sindur niður í støði so eg hugsi hvussu at nevndin hevur eina stóra uppgávu av sær at fáa viðgjørt hetta málið væl og mann eisini tekur teir tættur í álvara sum sumir hoyringspartar vísa á millum annað kappittul tvey
nú
tafyritakk fyri jal og tað er eisini onnur hoyringsskriv sum til dømis tey frá bóndafeløgunum sum sum óalsfelagi og bóndafelagi sum teyu øgiliga bekjúmraðir um at mann ger seg inn á ognarrættin og eitlanstað snýr hetta seg e um at tá ið tú hevursárbar náttúruøkir og tú hevur tað kann vera fuglastovnur sum er hóttur ella en plantuslag ella okkurt so hevur tú eina felags ábyrgd fyri at tryggja tað kann eisini vera vátlents øki har vit eisini knýtta altjóða sáttmálaum at verja vátlendi fyri serstakar ferðandi fuglastovnar so eitlans stvana estað er hett ett felags ábyrgd og tí og tað skal landsstýrismaðurin so eiga at tað verður víst til at mann byggir nokk so mann vil gjarna byggja á at mann hoyrir allar partar og at mann samstarvar og tað haldi eg vera rættur verðurin at fara tað dámar mær rættiliga væl í hesum uppskotinum men her eru nógv ivamál sum hevur
postaftur í tráð og tey fara vit sjálvandi at taka upp í nevn
helgiabramsenjaharra formaður nú spurdi hervørd posdottur í jáni m mann fór at atkuða fyri í hesum uppskotinum tað kundi g ikki svara ja ella nei uppá men eg skilji at bjørt samelsen er meira avgjørd í somátta og viðvíkjandi hesum hoyringssvarinum so stendur í í hesum skjalinum sum landsýrsmaður vísir á at aftaná hoyrigsvarin er komin inn tá hevur mann havt fund við umhvørvsstovuna og tjóðsavnið saman hvar tey eru samd um at tey vilja samstarva um hatta her so sjálvt um hoyringsvarið var øgiliga negativt so haldi eg at at ati at viljin til samstarv millum hesar partarnar sum annars hava verið líkasum ósamdir um at her er til staðar so eg havi øgiliga góð vóni um at ati
hetta fer at koma upp á pláss takk fyri
takk fyri ja tað er eitt sindur tvey ymisk ting tí tay vísa til nakra ítøkiligar lógarbroytingar sum tey halda eru óhepnar og so vísir mann á at mann vil samstarva og tað er gott tað nevndi eg eisini beint í áðni tað er ógvuliga gott og tað dámar væl í hesum uppskotum men linaltso niðurstøðan má onkursvegna at vera at at landsstýrismaðurintá hann kemur í nevndina klárar at seta orð á hvørja ambittiónur hann hevur á økinum hvussu hann ætlar at brúka lógina á hvønn hátt henda lógin fer at blíva betri fyri umhvørvið enn tað vit hava í dag fyri náttúruverndina tí tað er tað sum er ivamál tá ið mann hevu lisið hesi her nógvu hoyringsskrivini og tað sjálvandi fara vit at royna ógvuliga konstruktivt at biðdraga til at vit fáa eina lóg sum sum kann brúk
takk fyri ja hagt tað er ikki klári sum vara biðið vorðin so orðaskifti endað og hesi bæði málinim vórðu beind í rættarnevndina vit fara so til næsta mál á skránni vit koma so til tað næsta málið tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar hundrað og átjan tað er uppskot til samtyktar um menning av føroyskari filmsvinnu skal biðja um framsøgufólkja tey sum eru komin uppá higartil eru beini johannesen fyri fólkaflokkin bjarni hammer hammer fyri javnaðarflokkin bjørt samuelsen fyri tjóðveldin bjarni kárason petersen fyri framsókn og billjustinussen fyri miðflokkin tað eru tey sum eru komin upp á her nú tá ið vit hava biðið um framsøgufólk og tann fyrsti sum fær orðið er beinir
jóannsger suvæl takk fyri harra formaður ja hett er uppskot frá bjørt samulsen ta kann tjóðveldi um menning av føroyskari filmsvinnu og tað eru fleiri tættir sum hann tosar um viðvíkjandi at mann skal heita á landsstýrið í hesum her uppskotinum samtyktar at menna ymsir tættir innan filmsvinnuni og millum annað hvussu at mann setir á ein politikk fyrifilmsvinnuna har mann igur hvussu nógv fulltíðarstór skuldu vera í framtíðini og í filmsvinnuni og hvussu nógvar føroyskt framleiddir spælifilmar og filmsrøðir skulu verða framleitt og og hvussu á teimum filmsgrunuiverðar setar á stovn og eisini ta maat mann styrkir um tær verandi skipanir mann hevur í dag og so framvegis filmslinna hon er mann kann siga í blóma vit hava sæð tað bæði viðvíkjandi trom sjónvarpsrøðini og eisini atpartvíst æt james bomm bleiv upptikin her beint at tað ber væl til at brúka føroyar summarfilmsland ttað ber til so eg haldi sjálvandi at vit skulu t at tað liggur eitt stórt pontensial í hesu her og sjálvandi skaltann politiska skipanin vera við til at stuðla upp undir atfáa so vinna at blóma enn meir vit hava havt fyrr nøkuruppskot um uppskot til samtyktar viðvíkjandi filmsvinni og har hava vit hvortfrá samgonguni lagtdent á tað at vit at vit ynskja at styrkja umverandisskipanir og hygg mann eftirtil dømis til fíggjarlógarviðgerðina til fíggjarlógina í ár so plaiv mstuðulsjáttanin til film hækkað frá tvær kommar nígjumilión upp á tríggjar komma fimm tað er eitt gott stig og tað evur oftani verðið diskuterað umjist hesi filmsjáttanina um hon burdi verið hægri ella ikki og so er tað afturberingarskipanin hon er so tvey hundrað túsund í dag og tá ið trom skuldi takast upp tá bleiv tað so gjørt tað at tað bleiv ein eykajáttan borin í tingi har mann bað um fýra milliónir til afturberingasskipan so sær at trom kundi verða gjørd framleitt her í føroyum í staðin fyri at at sjóvarpsfrøðin fór til okkurt annað land og og eg hugsi ofta tá mann hugsar um afturberingsskipanina ummartiska hægri so hugsi eg um um mann skal hava eitt ovaramark yvirhøvur um ikki at mann kanska bara ikki hevur nakan mark til afturberingaraskipana tað haldi eg líkasum burdi verið viðgjørt nógv meir staði fyr enn mann tosar um til dømis ta er tvey hundrað túsund dag og persónliga so haldi eg tað er alt ov lítið tá mann tosar um atpundir filmsvinnuni men eg haldi spurninurin áti at verið meira um tað átti at veat nógv óðanmarka fyr afturberskipanina soleiðis sær at mann ikki sunni dømis tá mann sá tað við trom at at tað var jú tvey hundrað túsund eru játtanin og mann fór mátti við eina eykajáttan upp á fýra millióni fyri at bara at tron kundi vera framleitst í føroyum og so kann mann spyrja tað at vil mann gjarna menna føroyska filmsvinnuhos o framvegis hví so steðga við einum fýra fimm miliónum tí at tað kanska avmarkar okkum bara til eina sovorðna tílíka framleiðslu her á landi um árið kanska og kanska eisini avmarkað okkum til at ikki at taka størri framleiðslur so eg hugsi at spurningurn átti at verið um mann ikki um mann burdi avtikið tað loftið tí at sum teir eisini verið víst á viðmerkinum so komu pengarnir támum uppfyr til treytirnar fyri at fáa úr afturberingsskipan so koma pengarnar fleirfalt aftur bæði bæði í landskassan men eisini runt í samfelagnum viðvíkjandi keypa tænastum og øðrum tá tað kemur tilheta her so eg haldi sjálvani t vit skulu i royna atmenna føroyska frimsvinni og eg haldi at vit mugu fara at styrkja vit hava nú hava tey hækkað játtanina til filmsgrunnin elei stuðulsjáttani til film og tað er sjávandi spurnigur um tann játtanin er for lítil ella ikki tað er so tað so mugu vit eisini hyggja eftir afturberingsskipani har eg meti sjálvur at mann burdi kanska havt einki lofta men hetta málið fer so í vinnunevndina og har skal eig fáa eina

seina viðmerkingeg kundi hugsað mær at spurt framsøgmannin hann hevði eina fína røðu haldi eg men hann hann sigur teg við vilja útbyggja verandi skipanir og vísa á at mann hækkaði mentanargrunnini jat tað gjørdi undanfarn samgongu eisini vit tóku faktsk eit rætiliga stórt lop í t í eina hógginum eg haldi tað var ein komma sjey millióni vit k hækkaði tað við men hvørja ambittsiónur kennir tingmaðurin til at mann hevur ítøsiligan bissiónir tí at vistu vit bara fara aftur til tað fyrsta ohjá samgongu tá royndi fíggjarnevndin faktikt at lækka filmssgrunni við trý hundrað túsund haldi eg tað var ha so so onkursvegna virka mann sum hann er ikki nóg miðvísir í ambitiónini mann mann veit ikki nóg væl hvat er mann vil trom tvey skal framleiðast nú kennir tingmaðurin til um mann ætlar at hækka játtanina til afturbering til dømis um mann kann tryggja at troun tvey eisini verður framleidd í føroyum ella hvat hvat gongur fyri seg ørkinum tað er ein orsøkulil hett t uppskotið er lagt fram tað er eisini at fáa eitt sindur kjakið rundanum
veruligar ambitiónir hevur mann í hesum økinum
beinir jóhanesenja takk fyri eg haldi akkurát tað sum bjørt samulsen vísir á t tað at troun tvey verður kanska framleitt tað burdi birt undir kjakið umafturberingarskipanina sum er tvey hundrað túsund o dag eiga vit at avmarka okkum so nógv vit koma við eina eykajáttan tað var fýra miliónir eg haldi vit eiga at spyrja okkum um vit skuldu havt nakað loft yvirhøvur so at vit ikkiat avmarka okkum í at hvussu nógv vit kundu taka inn samstundis soframveðis so eg haldi tað er hvørfalt tan næsta stigu mann burdi tikið upp tað erafturfenðingarskipanina og spurt um tveyhundraðtúsund tað er for lítið og so spurt sjálvandi kanska um um mann burdi havt so loft
takk fyri havra mála
heilsa elsparketis kunnigst av syrgifalumja takk fyri harra formaður eg hugsi um filmsvinna at honi gevur okkum nógv meir enn enn vit geva okkum far um í tí dagliga nú verður tað nevnt trom og tað verður eisini fokuserað nógv uppá náttúruna í filminum og tað er heilt fantastiskt serliga hjá tá ið hjá útlendingum at síggja og at gera tað eisini eftirtrakta at koma hendan vegin at vitja hetta fantastiska land sum tey síggja í filminum og at vit sum mann hugsar um james bond á so hvussu nógv fer at tað er ikki eisini at tiltrekja føroyingar hendan vegin vit vita um eini kenda sangara sum var í íslandi í einum ávísum staði at tað er simplum so eftirtrakta eg meini at tey mugu mann seg steðga við at lova fólkið á staði tí tað verður niður trampað so tað er ikki at forsmuga og tá mann hugsar um fýra milliónir tað er ikki nógv í tí stóru
og heila
beini joanesenja eg eri samdur um tað at tá han hugsar um filmsvinnu og annars skapandi vinnur sum heild so hava eg kanska oftan hug til at eitt sindur undirmeta hvat ið tær kunnu geva aftur til samfelagið og hvat fyri pengar tað generera annars bara við at vera her peint til dømis tónleikartiltøk og annar at tey kanska bara tað av tiltak her tað genererað eisini pengar til tænastuvinnu og annað sum eg eri kanska í tí lokala umráðnum so tað er hvørfalt nakað ma meira ment íú so eisini tað sum spett mersetis sgunleitset ser innia við tíreklanunumma sum mann fær summi land at tað kann eisini geva eitt stórt íkast til ferðavinnuna og man ikki tað verða nógv sum kanska hava hug til at fara at hyggja at gravsteing jenesband tað vænti eg at tað verða nógv sum ætla niðan kallina at síggja hann

ja takk fyri harra formaður okur viðgera uppskot til samtyktar um menning av føroyskari filmsvinnu frá bjørt samelsen vegna tjóðveldið bjørt samelsen hevur fleiri ferðirnar sum eg minnist roynt og sett fokus á ta føroysku filminnunog hetta her er so enn ein roynd til at kanska í fyrsta um er at seta fokus á ta tí tað er sjálvt um mann kann siga tað seinasta árið veruliga hevur sett fokus á tað føroyska framleiðslu í føroyum i serliga við trom so haldi eg tað er ikki verið so nógv at hoyra allíkavæl frá teimum pørtunum samgonguni sum vara av hesum men líkamikið so er øllum førun so er øllu førim her sera skilagott uppskot sum heitur á landsstýrið um at leggja fyri løgtingini ogtað er í botngrund eina menningarætlan fyri føroysku vinnuna og tað er øgiliga gott tí ati tað er øgiliga skilagott tí at tað er akkurát sum føroyska filmsvinnan í einum nú eksploderaði av tí at ein stór framleiðsla føroysk framleidd gott nokk við við einum altjóða skurðspølara og tað er faktist gott mann hevur fingið eg má má siga at burdi hon kanska verið føroyskt burturav ja møguliga men men eg trúgvi ikki mann eg fingið ta umtaluna kanska aðrastaðni í verðini vistimann ikki hevði ein í øllum førum nú og byrja heni eins og kendani eins og kendan sjónleikara sumhevur ber høvuðsleitin til røðiniupskotsstillarin hann sevur setið nøkur krøv upp nakað suman kann gera og tað er at fáa greitt sett mál fyri føroyskan film

tað er øgiliga skilagott men sjálvandi tað er eisini ymiskt atso tað er eittanasta nýtt at tað støðið sum føroyskur filmurin komin uppá hvussu greitt skal tað gerast sjálvandi má tað vera nakrar yvirornaðir greiðir greiðir málsetningar sum eru tí at tað er eingin ivi um at visu tað her verðin fer tann virknaðin sum hann væntar so etað verða tað fleiri føroyski pælifilmar framleiddur fleiri kanska føroyskar sendir røðir kanska við hjálp frá útlendskum bæði framleiðarum og og útlendskum skuðulspælarum tað haldi eg er tað er tað er øgiliga skilagott eg haldi eisini er alneyðugt eitt sum var øgiliga nógv upp á tal vis tú kldi hugsa um afturtro um tað var atterberingaskipanin afturberingaskipanum har var bara bara tvey hundrað túsund í kann mann siga meðan ein so stór film taima kemur a framleiða sa stóran film tað var eisini frammi tá ið gens bund var at tað syndrið sum man ber aftur í stórum at tá er faktiskt milliónav upphævdir lítið at siga í teimum heilt stóru filmframleiðslunum og her gjørdi so hendan samgongan eittmann kann siga skilagott fór inn beinanvegin og hettai ta játtanina upp á fýra milliónir og mær vitandi so hevur tað øll førum gjørt mun tað verður eisini lagt upp til at mann noyðist at stuðla meira innan fyri filmleiðslu tað er eisini skilagott mann stuðlar longu øgiliga nógv innan fyri nógv á fiskivinnuni so eg haldi tað er skilagott um mann stuðlar nógv innan fyri alla ferðavinnuna í føroyum so tað ger einki um mann stuðlar eitt sindur afturat innan fyri hesa vinnuna tí heta er nakað nýtt og tað kansn skapa nýggj starvsfólk starvspláss einki betri enn nýggj starvspláss í einum landi sum sum ikki hevur sæð tey fyrr men eitt sum eyðmerkir tann føroyska sjónleikarun tað er tað at hann fer sjálvdan nakað fyrr arbeiðið sum tey gera altso okur kenna sjálvr nógv hesum sjónleikaranum sum veruliga leggja lív og sál í sítt arbeiði men tey fáa faktiskt lítið og einki fyrr í dag tað nýggjasta feskasta dømi tað er barnarøðin sum eitur eita u eiga seks spurningar um at vera menniskjað har hoyrdu oykur teir báðir sum hava framleitt og spæla við hesum her hesum hesar her barnarøðini sum er faktiskt øgiliga flott og gott gjørd teir hevði brúkt halt í einum tvey ár o eg veit ikki hvussu nógvar pengar tei hevði roynt at søgt her úter klár at betala hana kliptina til tað einasta sum ongar krónur r fungið og teir sum hava gjørt hana

og tá eta spurtman um tí hvussu leingi fólk tíma at framleiða dygdarvørur faktiskt mentanarligar vørur til tað føroyska fólkið vist tey leggja alt niður fólk sum kanska hava fólk hava tey flestu avsunm eg veit at hesi hava hava familju og skyldur heima ikki kunna fáa løn fyri tað arbeiðið sum tey gera og vissu føroyingar ikki beginna viðurkenna tað arbeiði sum føroyingar gera hvussu ið himmiska navnin skal nakrastið tíma at gera stóran stóran innsats fyri at menna føroyska filmsvinnu vissumann eitlanastað bara vil játta stuðul til fólk sum koma aðrastaðni frá

bein johannesen var inni á og tað r eisini í her at tað burdi ikki veri naka loft á at tí upphæddin mann setir av til afturberingarskipanina til dømis eisini ta skipanina ta peningin um ann setir av tilfilmsgrunninin tann føroyska filmsgrunnin tað er øgiligani trupult at ava eina fíggjarætlan har sum mann ikki hevur eitt tal á tí er tað øgiliga viktigt at at at visti tað skal blíva vagar at vera partur av av fíggjarlógini so vevrðr tað má mann hava eina upphædd eg haldi øll her inni harra formaður eri sera samd í at mann kann ikki hava eina upphædd sum eitur tvey hundrað túsund til afturberingarskipan til dømis visti mann veruliga at meina nakað tá er tað betur mann setir eina ordilig hevur skotiðeg upp at mann koyrir at filmsgrunnurin letur afturbargaskipini tíggju til tólv milliónir tað er so tað t tað er ein høg upphædd men tað bilar einki mann setir eina upphædd av sum eru í milliónum á klassanum tí kanska fimm ella kanska ígju g tað veit eg ikki tað kann nevndarviðgerðin vísa men so hevur hon ein upphædd og so ser man ta árið við at koma untir enda veitska at hetta hevur nokk hetta er for nógv eg lagt eg for so eg trúgvi okkurt ár t eta siggunokk at hava tvær milliónir okkurt ár menmann kanska hava tjúgu milliónir tað er annaðupp á hvør fer at vísa áhugan í føroyum at gera veruliga stórar framleiðslu men tað er eingin ivi um ati sum hetta her uppskotið enda við so er tað veruliga at seinastu árini veruliga víst at tað er neyðugt at um at styrkja karmarnar undir føroyskari filmframleiðslu ella framleiðsluheila tikið í føroyum tí hetta her er ein serlig vinna sum man ikki ordiliga leggur verki til menn sertað í sjónvarpinum men tað gevur eina øgiliga rúgvu av av ringumvirkningum av sær bara tað at hettan hevur serantrom fólkhalda honir góð illa tey haldan ikki góð men fólk halda bara ókey hatta var flott sum mann sægur aftan fyri sjónleikaran har vildi eg farað og ferðast tað gevur eisini pengar endurrektar til að føroyska samfelagið og tað er tí okur eru her í dag at fáa givið ja mann kann siga so nógv aftur til tann føroyska borgarin og hvar tær inntøkurnar koma frá tað er sum so hetta er so so eitt gott boð upp á tað tamm politiska skipanin má sjálvandi spæla við tí vtann politiska skipanin yvirorðni ikki spælir við so verður tað alt annastað alt alt formøtumikið okur hoyra um tað serliga mo selga stutt filmframleiðslurnar er nokk stuttligt at at tá ið tær prátað við tey sum hava gjørt her vinna stórar heiðurslønir virðislønir uttan fyri føroyar men eg var ikki dýrt jú tað var dýrt men okur royndi at síggja stuðul frá kommunum frá fyritøkum fingið nókv so nógvar pengum men men tað endar altíð við at altso hvør fekk ongar pengar nei tað var tann sum m tann sum tann sum spældufilmin og oftan tann sum framleiddu filmin men føroyar fekk ein kempistórt pavr var eitt kempistórt pavirði so eg haldi et tað er eitt øgiliga gott uppskot við at varpa ljósð á teg aftur sum bjørt samelsen hevur gjørtfleiri ferðirnar og aftur nú og vónandi trúgvi eg trúgvi at tagher eita uppskot sum sum eg kann ikki eg kann ikki ferstilla mær upp á nakran máta at løgtingið fer at stemma sær í uppskot niður mann kann seta nakrar viðmerkingar í at tað kundi verið soleiðis soleiðis men tað her uppskotið eiga øll at verða samd um at at at at loftisner so landsstýrið eð eittanastað fær í gongd beinanvegin at ger eina menningarætlan fyri føroyska

elsbet mersedis sgunlestóttir eina viðmerking orsaka ja takk fyri harra formaður eg veit ikki um eg hoyrdi rætt tá ið røðarin sigur at man hoyri ikki nógv til hesa samgonguna í samband við trom men nú sat teg sjálv sum landsstýriskvinna meðan hetta málið var fyri og helgi abramsen var landsstýrismaður og vardi av hesin her og hann kom í landsstýrið og bað um fýra milliónir tí teir skuldu brúka fýra milliónir og tað bleiv tað fór ígjøgnum og tá kom her í løgtingið og tað bleiv samtykt so eg haldi ikki at mann hevur nakað at koma eftir tá ið tað kemur til at til hendan filmin tí ativ teir fingu tað teir bóðu um og eg sjálv tað er eingin loyna at eg eri gangi høgt upp í føroyska filmsvinnu og eg haldi virkuliga at tað er nakað vit skuldu fara meira eftir og bara ta lítla sum er hent hevur givið okkum so nógv sum vit kanska yvirhøvur sødu
okkum
takk fyri harra formaður nei eg samdur við elsbet mersedes gunleysdóttur at men men tað sum eg nokk meinti í yvirskipað tað haldi eg vilsjvandi lurtaði eftir restina av røðuni var kanska ikkinnirakkvað tá sum segði at landserið kom niðan og játtaði fýra milliónir eyka beinan vegin tá tað vóru tvey hundrað túsund settur av tað er flott til hesa verkætlana tí tey tað bleiv lagt eitt stórt stórt press á landsstýrið kanska alla alt løgtingið at vistu tað ikki verður ein hækkað afturbering jamen so far okur til ísland at taka filmin upp soleiðis bar tað nú eri familju við tann sum framleiddi so tað veit eg øgiliga tætta uppá at tað var tað var tað tað kom men har kundi mann bara sagt ja fara so til ísland men tað ynskti landsstýrið ikki løgtingið ikki og tað var flott takk fyri tað og taðhaldi eg øll vóru glað fyri og tað vóru øll samd um øll at tað var et samt løgting men tað er yvirorðnað játtanin heila tikið til filmsgund lækkaði trý hundrað túsund altso ein pikkalítil játtan lekkaði trýhundrað túsund afturat tað er har eg var men eg trúgvi at ati tá ið fíggjarlógin verður gjørd í ár so trúgvi eg tað er et heilt onnur upp at okum síggja til altso eg meini til tað vildiso vera til tvey túsund og trýogtjúgu enn okur hava sæð árum tað tað trúgvi eg og tað fer at vera tikið verð verða heilsikurt væl móttikið av øllum løgtinginum

bjørt samelsen takk fyri og takk til bjarna hammer gjøgnum formannin fyri eina øliga góða røðu men eg haldi ati hann nænir við nakað tíð sum eg haldi kanska hevur allarstørstan týdning og tað er at mann styrkir føroyska filmsumhvørvið altso føroyska filmsframleiðslu og trom hevur ætlannar bæði undanfarna uppskotum í hesum uppskotum verður brúkt sum at dømi um hvat mann kann gera sum fult føroysk framleiðsla um mann hevur ambitiónirnar tí tað er eingin loyna at trom í stóran mun er útlendsframleiðsla hóast eg haldi tað er eitt stórt lop fyri føroyskan film tí man brúkar so nógvar føroyskar sjónleikarar og so frameftir og brúka føroyskt mál og ikki minst men eg allið at spyrja bjarn hammer um tað um mann veruliga vil tryggja eitt umhvørvi har tað ber til um nakrar eitt eitt undirstøðurkervi fyri føroyskan film er hann so samdur í at so mál filmsgrunnurinja hann má meira enn blíva dupult so stórur sum í dag og tað má vera soleiðis at bygdarfilmur veruliga kunna framleiðast sum fult føra
føroysk framleiðslu
ja takkfyri hara formaður ja eg eri samdur við bjørt samelsen í sso gott sum øllum tað sum er at tað sum okur ikki má henda aftur visti nú kemur ein ein rímiliga ein ein filmur kanska skal gerast í næsta ár at nøkulumda sama støði so noyðist hon altíð far niðan í løgtingið og og fáa og verða álagdur eitt stórt press frá filmsvinnuni tí at løgtingið sæp pengar av eg púra samdur í at eg haldi gjørt tað at tað vísa okur hava eina rúgvu av av sjónleikarum í føroyum sum hava gingið eittannaðstað og og brent fyri sínum tað sum teir elska at gera ti espila tiónleik men eingin er givið ordilig virðing uttan eitt lítil nit úti í samfelagnum men eg haldi at her kann ger tað at okur hava nógvar dugnaligar sjónleikarar og tað ber til at gera sjónleikar úr føroyum og tað ber bara til tá i sum í øllum øðrum vistu tað eru pengar aftanfyri og har má sjálvandi landsstýrið fór at løgting ganga fremst tí vistu ta kemur ein rímilig upphædd frá løgtinginum sum vísir mann atmann meina tað so fáa tey altíð meira stuðul frá øðrum veitarum frá báði
pivatum og og kommunum og sovíðari
takk fyri ha formaður ckhristianna vinter poulsen takk fyri ja ø tað var áhugavert at hoyra bjarna hammer umrøða hendan stóra týdningin av tí at stuðul at vitat ein at vit skuldu gera hvat vit kunnu fyri at stuðla einum filmsvinnu og htað er eitt sera gott uppskot sum bjørt samuelsen hevur lagt fram tromi hevur verið umrøtt tð er hetta við at hoyra føroyingar tosa føroyskt á tí stóra løritunum tað eru heilt ótrúliga stuttligt at uppliva og umframt som so er tað jú øgiliga nógv onnur ting sum henda vit høvdu síðsta mánaði høvdu vit eitt t stórt mentanarátøk í paris á flottastu adressirni í paris í tí danska húsinum í paris har vóru fleiri føroyskir filmir við fortaldraføroyingum umføroyingar og so høvdu teir so franskan undirtitti millum annað skál heimildarfilmurin um ungu kvinnuna og unnustan hjá henni hvussu tey

ja takk fyri harra formaður eg heilt sikkurt eg haldi egkendikendi kal kalla mær stroyming tænastuna netflyks og og viðaplay og hópo og altog hvat eat eita tað havur gjørt tað at nú hygur mann at filmin eg hugdi sjálvur nakaðár ein stron kom eftir einari íslendskari krimiseriu eg miniskt hvat net tað dragar ikei um nakar fáar minuttir sum mann gloymt at eg snakka íslendskt ella snakka ett annað mál ogmann lesur tekstin mnn biginnar at fylgja við og so blívur tað líka spennandi tað ov næstan verið soleiðis sær at e visti ikki thava snakkað enskt so var næstan ikki túmam a hugt eftir tí men tann mentanin haldi eg tey seinastu fimm tíggju árini fullkomiliga broytt og at vssu vissu visse tá ið føroyingar kunna lurta eftir øllum møguligum máli su ogur sleptis skilja og halda teg spennandi so haldi eg eisini at so eg eri ivirbísur um at vastu tað verður gott gjørt og gott framleidd tað vísir tað seg at tað blíva meira meira meir meir ung dámar so tora at satsa upp á at vera filmframleiðari í føroyum tað er ikki ein stór astað halso nógvir stórir áhoyrari til tað men nú nú er heimurin so opin sum hann er at tað ber til so eg haldi heilt sikkurt at tað her at hetta her kann skunda undir eisini eg trúgvi at esini at landsstýrið fara at gera eitt annað fyri at skunda undir at venna føroyska filvinni og síggja tað at tað er faktiskt hetta er ikkiein útreiðsla hetta er faktiskt ein stuðul til tað føroyska samfelagið síðsta í síðsta enda
takk fyri harra formaður ja takk so er næsti røðari jóhan dahl
eg haldi sjálvur at hetta er óalmindiligani umráðandi at okur fáa lagt hesa her nýggju vinnuna í eina fasta legu rammumessia tað vil siga hvussu okur skipanar frameftir hvat okra vissónur eru fyri henni hvussu okur síggja fyri okum í framtíðini og hvat okur meta skal til fyri at kunna fáa hana tað at blíva eina so siga í føroyum tað siga hvat skulu okur sum myndugleiki gera og hvat vænta okur annars av kørmin skal til her sløkkur stigmessia fyri at tingini skulu blíva oktimal og tiltreskjandi fyri fyri framleiðarar av av filmsrøðum og filmum og og sovíðari tí at vát eg sjálvur í síni tíð við til at veit at tað fyrstu játtana va ikki minnis rætt til filmsvinnuna táaftur í tvey túsund og tólv ella trettan halda var eg haldi hi morzen var við til ta avtaluna eisini sum egur gjørdi tá og tá var tangin tann at mann gjørdi at okur gjørdi ett upplivið vanliga jokum veiju og onkur annar var við til at gera eit sorett films upplagg hvussu mann kundi hvussu man kundi skipa filmsvinnunu framyvir tað haldi eg lanstýrsmaðurn kanskan kann finna framaftur úr úr gloymskuni í vinnumálaráðnum tað liggur har so vísti eg minnist eitt upprit og og og ein loystu eftir hvussu man kundi skipasvinnuna gjørt haldi í tvey túsund og ellivu la tólv jókumd weihe og ein annar vóru við til at gera a og miska hmsar korektrar a passar og eg haldi atað er viktigt at okur fáa hesi tingini sum hava við afturbering og filmsgrunn og alt tað betri lýst og skipa hvussu okur kunna gera tingini ppá an skilagóðan máta okur gjørdu í síni tíð okur hava gjørt visjónir fyri ymisk ting og okur hava gjørt ætlanir fyri at fáa fólk at koma til føroyar okur av gørta ætlanir fyri hvussu kunnógt fáa ferðavinnu at virka og tað vístsi hesi hesi verkini sum okur hava set í gongd at tey hava fungerað væl og hava hava tænt okra samfelag øgiliga væl haldi eg og tí haldi eg eisini tað at hendan vinnan sum kanska er ein av teimum sera spennandi vinnunum í kringomi heiminum altso at tað sum eitur lestiurvinnan altso tað vil siga feragvinnuna og filmsvinna og og og slík vinna tað er ein tann s skjótast vaksandi vinnan í verðini altso geyming til dømis eisini ag ta framleiða spøl sovor nakað sum verða seld ú runt um allan heimin og teir spæla moldun øðrum kring allan teimin tað er eisini ein partur av hasuni her so eg vil siga tað kanska hesin pakkin um um um um filmsvinnu erla hetta hitt uppskot til samtyttar burdi kanska verið víðka soleiðis at tey eisini umfataði hvussu kann mann skapa karmar fyri okur snakka um filmsvinnu hvat ver tónleik ar vinnuni tónleik og smiðjum hvat við teimum sum eru við til at gera spøl síðani hvussu kunnu kur skapa eitt umhvørvi og og nakrar karmar sum gera tað at hetta blívur intersant oku hva eisini sæð til dømis núnúkun eg nevna at navnið her hábærg og teir sum hava gjørt løtu til dystini og og okurt annar vu eisini verð rammi sum veru greta greta í miðvági hvn hevur eisini verið við til til la

tað haldi okur mumu a vera púra greiðir yvir og tak okur rithøvundar sumi sum tann sum hevur skrivað trom millum annað so er tta e heta er jú fantastiskur maniskriptir sum eru gjørd her burtur úr teimum bókunum sum teir hava skrivað og og tromi eru jú ein fín seriaiv yokum sumá siga hana at tað er nókk spesielt haldi g síggja ein film í føroyum og framleidd av av av av hjálp frá føroyingum og og skriva av føroyingum og so víar svíðari so at okur eiga at geva hesin her gætur og at syrgja fyri at hasar teimurnar kunnu blíva góðar tað okur sosað um afturbering ja okur betala nakar fyri at fáa nakað tað er heilt káat okkur geva kanska ein ein eina ein eina eina afturbering ja men tað virðispeti hevur í marknaðarførumshøpi úteftir tað at okur fáa føroya land lýst og víst í myndum og á slíkan hátt sum at her ger tað er eisini við til at seta okkum í fokus ikki bara í filmsvinnuhøpi men eisini í ferðavinnuhøpi og kanska til ráðstevnur sum er er tað sum eg kanska tað allarmest interssandan kanska teim hugsar um ferðavinnu plar at fáa hesa vinnuferðavinnuna til dømis til føroyar tað at gera ráðstevnur árið runt og har vit fáa eina eina eina eina eina ferðavinna sum er ikki bara sesongprika frá apríl mai til septembur men víðari eisini um veturin tað haldi er spennandi so at eg haldi hetta uppskotið frá bjørt samulsen er eittsera relevant uppskot og okur eiga sum ting haldi eg at vera samd um at siga lat okum seta nøkur ting útir korti her og heita á landsýrsmanninum í vinnumálinum sum umsitur økið um at hygja upp á hasi si tingini opp og prøva at seta nøkur fólk saman sum kunna gera eina visjón fyri øki og eini atlan fyri øki og eisini aseta hasin málið a avsetta nakrar pengar til hesi tingini sum havi veg afturbering at gera og og og veita fmsvnuliga einannr form fyri uppstarvsstuðul visu man kann kalla ta tað so eg vili hvussu seg geva hesum málinum e eina góða viðgerð í vinnunevndini og eg ivisti ikki í at landstýrsmaðurinhjá okum sum er ein ein ein persónur nokk eisini fer at taka hetta her til sín og royna at fáa tað til at blíva til eitt ein ætlan sum kann føra sítt lívi takk fyr hera formaðu

ja so fær bjørt samelsen eina viðmerking gersu væl takk fyri eg fari at takka johandal fyri eina góða røðu e ógvreiða samdvøøum í at hann tekur hetta her fram til dømis um tónleikavinnuna altso tað vit gjørdu í undanfarna samgongu varðeg við setti hetta her fms also tónleika útflutningsstovuna á stovn og vit settu eisini á stovn í aftormíkarskipan til filmsvinni og jóhandal vísir á í mun til filmsvinnur heta her álit sum bleiv gjørt í syðsrt í hansari tíð janber jørgensen og jakuweihe haldi eg gjørdi ta alt hetta arbeiðið byggir nokk so nógv á tað serliga hesir málini her men sjálvhaldi ag tað ett sindur farlit at færa blandað øll tingini saman eg haldi at mann má hava eina mállísa strategi fyri hvørja av hasum vinnugreinum eg veitikki um tingmaðurin er samdur i tí tí atproblemið við filmssíni er at vit vilja tað lítið sindur men vit vilja ta ikki ordiligt altso tvey hundrað túsund til afturberingarskipan tað er ikki nógv og nakrar fáar milliónir til filmsgrunnin eg alai at spyrja johandal um n ikki heldur at vit mugu vera eitt sindur meira langdsiktaði og konkret altso ítøkilig í teimum málinum vit vilja røkka akkurát sum mann gjørdi við ferðavinnu í veruleikanum har mann so gjørdi eitt stórt lop tí mann visti hvar mann

najú takk jú púra púra vistbjørt samals sen gjøgnum formann ikki mirkiliga tað sum eg segði altso eg haldi sjálvandi tað at okur munnu halda líkasumsindra skott ímillum tingini men tað ger einki um hann hevði gjørt eina ætlan fyri hesi trý økini eg haldi tey eru í øll áhugaverdt at at hyggja upp á og gera eina ætlan fyri okur hava eina rúgvu av ótrúliga dugnaligum persónum í hesum landinum og eisini uttan fyri landotdarnir sum eru føroyingar sum virkuliga hava evnu til at fáa sett nøkur ting í gongd okur hava til dømis percecariasen fyri at taka navn sum eg við til at gera eina rúgvu av stórum sjóvum uttanlanda í í í í sjónvarpshøpu og okur hava aðrar nógvar dugnaligar persónar musikkrepi so víðari sívíðari so at okur eiga at kunna fáa hesi tingini at at ganga íinn hægri ein tí hetta er ein stórur vinna hetta er ein kempivinna visu okur fáa eina virka í føroyum og eg haldi sjálvur virkuliga tað at okur okur í okara lítla samfelagi noyðast at fáa meir eit fjølbroytni inn í okra í okra í okra vinnu soleis um fáa onnur beina at standa á afturat í
sum vit hava tað
ris vinter poulsen ja takk fyri ja eg tað er eisini gleðiligt at hoyra jóhandali sum jú nú situr í samgongu er jaligur í mun til hetta her góða uppskotið hjá bjørt samuelsen øh hetta við gera arbeiðið fyri altso fyrireikandi arbeiði samgongan sum sat áðrenn hesa samgonguna hon gjørdi heitta álit fyri skapandi vinnur og har eru har eru altso uppskriftir gásaregin í hvussu mann skal koma víðari á øllum hesum økinum sum jóhandal nevndi og gevi jóhandal púra rætt í at fólkni altso listafólk hjá okkum eru heilt heilt ótrúliga dugnalig so eg hugsi meira enn hetta at gera strategiur so eiga vit gera tað sum manglar allarmest og tað er at játta at seta meira pening av tí hesar vinnur skapandi vinnur kunnu heilt vist eisini gerast til nøkur onnur beina standa um

ja takk fyri iski annað erepulsen bara at siga tyl ta fyrstu viðmerkina at johandaler ikkipartur av samgonguni men hann tekur undir við teimum teimum skilagóðum málunum sum koma frá samgonguni annars vist tey eru skilagóð men eg eri samdur við við við viðmerkjarunum um tað at hetta er hetta er ting sum eru intressant og eg ivirttasti ilal samgongan sum situr nú eisini fer at viðgera hesi málini seriøst og og og við við tí við tí tørvin sum sum sum sum er neyðugu fyri at at fáa lýst tey og og greitt hevu ur hondinum soleiðis at mann kann fáa nakvar fornuttir burturúr hesum tingunm her tí htað e eitt stórt tilfeingi sum oku hava gagníta til fulnar og tað er væl tað sum er endamálið hjá okkum sum politikaraum ty er at skapa karmar sol eis at okur fáa ting at krógva og virka rundan um okkum
so gott sum gjørligt takk fyr i formaður ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
fyri harra formaður ja hettaer eitt uppskot til samtyktar um menning av føroyskari filmsvinnu hetta e et mál sum fær í vinnunevndina so mann kann siga vinkulin í akkurát hesum uppskotunum erer vinnuligur filmsvinnan snýr hatta seg um men hetta snýr seg jú eisini um mentan og í prinsippinum kundi hatta kanska eisini verið mál sum sum mentanevnd tóksar av men tað sum tjóðeldi sjýdur upp her tað er atat vit heita á á landsstýrið um at fáa lagt fyri løgtingið lógaruppskot um eina menningarætlan fyri føroyska filmsvinnu og og at mann saman við at mann gera lógaruppskot um tað eisini gera eina øgiliga greiðari strategi fyri filmsframleiðslu og eisini hvussu ein filmsvinna kann skapa stórv kring landið hvussu hon kann menna fakligar førleikarnar og hvussu ella ella skapa undirstøður kervir til at menna fakligur leikar undir hesum eisini vi útbúgvingartilboð og og hvussu ein málrætt av filmspolitikkur kann tryggja ati tey málini má seta sær eisini kunnu røkkast og ein partur av hesni so eisini at hækka bæðitað sum vit populert kalla filmsgrunnin sum ikki er ein grunnur men ein ein konta undir mentamálaráðnum og afturberingaskipanina til film afturbingaskipan hon gongur s út upp á ati vissu ein útlendskfyritøka velur at koma til føroyar framleiða ein film so kunnu tey fáa afturborið tað sum svarar til mvigi sum undanfarni framsøgufólk hava víst á so hevur filmsvinnan verið í einari rúkandi menning í føroyum og vit eru nógv sum hava gjørt bylgjuna har nær sagtyvirtrom tí at tað at uppliva at tað er so ein vegaplay framleiðsla hon byggir á føroyska bók og føroyskt handrit og og og eitt føroyskt ramleiðslufeløg partur av tí og tað týdningarmesta ar nógvir føroyskir tjónleikarar um málið er føroyskt í stóran mun í filminum men hóast tað so er hetta í stóran mun ein útlendsk framleiðsla í føroyum tí at meginpartin av pengunum og og rættindini til hesa røðina at liggja jú hjá útlendskum feløgum viðaplagi sum tað fremsta men troma er í øllum førum mínum huga heimi eitt øgiliga gott dømi um hvussu langt mann kann røkka vist mann vil og vissu mann hevur ambitiónnar og vit skulu ansa eftir at okkara filmsvinna og filmsframleiðsla ikki í mestan mun vera útlendingar sum koma higar at framleiða film vit mugu fyrst og fremst styrkja tað heimliga tað heimliga undirstøðukervið fyri føroyska

vísandi til at mann hevur gjørt ætlanir um hetta fyri nógvum árum síðani hvar mann eella landsstýrisfólk á økjunum fekk handað álit um hvussu mann ítøkiliga kundi fara til verkas so havi eg tikið nakantíð við eitta uppskoti til dømis saman í einum einari málrættari strategi kann seta sær eina ambittión um hvussu nógv stórv skulu vera í filmsvinnunu í føroyum til dømis um fimm ár ella um íggju og um tíggjuár og mannkann hava ainbitiónur um hvussu nógv heilt ella lutvíst føroyskt framleiddur filmur spælirfilmur ella sjónvarpsfrøði verða framleidd árliga ella triðja hvørt ár til dømis og tað kann mann til dømis hyggja eftir íslandi har mann hevur verið í rættiligambitiøsr á hesum økinum og har tað er eydnast teimum at hava fleiri stóra filmsframleiðslur árliga vit vilja at afturberingarskipanin og játtanin til film endirspeglað hesi málinu mann setir sær og tí verða stigvíst økt soleiðs at mann kemur upp á ta støðið sum og har er okkara metan at filmsgrunnuri átti á id í øllum førð um tíggju milliónur helst tólv milliónir um árið vit ynskja eisini at ein reellur filmsgrunnur verður settur á stovn líkasum mentanargrunnurin og sjálvandi at hesin verður rikin skilagott kanska saman við mentanargrunnunum soleis at mann ikki lata ikki kosta for nógva umsiting men tað liggur nakað í tí at mann hevur ein filmsgrunn og tað hava øll okkara grannalond haldi eg meg vita at stuðulin verður at at stuðla verður t at filmshúsið og og filmsfestivalar og slíkt sum líkasum seta føroyska filmsð fokus har mann eisini er uppmerksamur upp á at stuðla tað og tað kann eisini gott vera ein partur av vinnuframa sum tað kanska lutvíst er í dag harformaður tromsendirøðin er sum nevnt kanska tað nýggjasta dømi um hvat ber til visti mann hevur viljað tl viljað til túð vit hava so ikki sæð nakrar so stórar røð fyrr á føroyskum og tað er eisini hóast eg veit væl at tveir vuðsleikleiklutir vóru danir og tað er kanska nettupp á dømi um hvat er neyðugt tá ið fíggingin blívur útlendsk men eg haldi at hon vísir øgiliga væl hvat tað er fyri potensiali sum er her og so kundi eg nevnt eina langa røð av serliga stutt filmum sum eru framleiddir í føroyum á einum sera høgum støði ein langa røð av filmsfólki av ymiskum slag bæði sjónleikara men ikki minst eisini framleiðarar og fólk sum gera handrit til film vit hava allar teir førleikarnar í føroyum í dag men veruleikin er at nógv av hesum filmsfólkum í okkara heimliga umhvørvi tey liva ja nærmast í armaðu fleiri av teimum tey stríðast og strevast tey kjenna næstan ongar pengar men tey framleiða film tí tað er tað tey vilja bjarni hammer var eisini eiteitt sindur inni á tí í sínari vit skulu bara minnast til at tir hesi filmsfólkini í tí føroyska filmsumhvørvinum sum eru grundarlagið undir at vit kunnu vera og menna okkum til eitt veruligt filmsland

tað er tað tyngsta hjá filmsfólkið á føroyum tað er ta fíggjarliga tað er tað allarallartyngsta tað er eingin ivi um at at vissu vit ikki fáa filmsgrunnin upp á eitt støði sum líkist tí í grannalondunum so skulu vit ikki vænta okkum at tað fara at vera nógvar heilar føroyska filmsleiðsl ella framleiðslur av stórfilmi ella filmsrøðum sum eru føroyskari burturav men eg haldi at mann skal geva sær gætur at her liggur eitti eitt stórt potensial bæði í mun til at menna okkara mál og mentan próva bar at hugsu tey ungu fólkini í dag hvussu tengn tey eru at filma hvussu nógv av teirra kann mann bæði siga innlæring og tað tey síggja á netinum og teirra gerandisdagir knýttir at filmi so ella so tað eru ú einum heilt nýggu samskiftsmøguleiki í dag og og har eru vit totalt aftur útsild í mun til føroyskt tilfar sjálvt um tað verður framleitt lutfalsliga nógvir føroyskr filmir í mun til okkara stødd av og tí haldi eisini at hetta er sjávandi nakað sum má hugsast væl inni í mentanarpolitikkin eisini tað er sumsum nevnt øgiliga umráðandi at mann heldur fast við at styrkja lunnarnir sum lagdir eru undir menningina av føroyskum filmi og og eg nevndi hetta við filmsgrunnum og so er tað afturberingarskipanin ja tað vóru játtaðir fýra milliónir til tro men tað var bara tí at mann strongdi á politiskt tað vóru fólk í bæði andstøðu og samgongu sum strongdu á atat fáa eina játtan sum annars ikki var upprunaliga til hesar fýra milliónirnar men tað kann ikkivera rætti mátin tað kann ikki beva avgerandi fyri um tað er ein landsstýrismaður sum til feldivís situr sum dáma væl film sum sigur ja ella ikki afturberingarskipanin kann gott samanberast við eina mvigfrítøku í veruleikanum altso har tú gevur afturbering fyri tú skalt hava brúkt fýra krónur fyri at kunna geva tí einum krónum aftur og tað vil siga at tað verður ikki ein einasta króna borin aftur til filmsframleiðsluna uttan so at her brúkti fýra ferði so nógvir pengar í landinum og tí haldi eg tað var beini johannessen sum vísti á at mann átti at altso hann helt at mann átti ikki at hava nakað mark fyri hvat afturberingin var í øllum førum haldi eg at mann eigur at hava itt eitt lastikær afturberingarskipanin eigur at verða tillagað eftir hvørjari stóra filmsverkætlanir vit hava møguleikar fyri at fáa til føroyar at framleiða tí tvey hundrað túsund tað tað tað ber øgiliga stutt e eri gott klár yvir at nakrar senur eru í einum japmes bondfilmji orsakað av sær afturberingarskipanini men eg eri rættiliga vís í at tað hevði mann betri sæð at tað var føroyar um tað var ein verulig afturberingarskipan sum sum munaði men tað vísir so hóast alt hvussu lítlir pengar eisini kunnu gera mun harra formaður bæði her heima hjá okkum og út í heimi so standa nógv fólk klárir at gera film føroyskar føroyskir kapasitetir men vit eru í øgiliga harðari kapping við fleiri lond grannalond eg kundi nevnt írland ísland norra og so frameftir lond sum hava sera flotta náttúru eisini og taka við til dømis ísland og írland so hava tey lagt lunnar undir filmsvinnuna sum eru nógv nógv betri enn okkara og tí er ein reellur vandi nú fyri at filmsrøðir sum kundu verið framleiddar føroyum ella filmar í veruleikanum verða framleiddur í íslandi ella í einum øðrum av okkara grannalondunum og tí ynskja vit hesar menningarætlaninar fyri at koma víðari við filmi og vera meira ítøkilig og har havi eg hug at nevna at mann gjørdi tað fyri ferðavinnuna í føroyum mann sett nøkur ítøkilig mál bæði um hvussu nógv stórv skuldi vera hvussu nógv ferðafalk mann skuldi havt landið hvussu nógv nógvar inntøkur tað skuldu geva og so arbeiði hevur mann arbeitt miðvíst eftir teimum sett málunum so at enda harra formaður fái egbara at takka fyri og vóna at vit kunnu fáa hetta kjakið lag einaferð afturat tí at eg haldi at veljin til tað er ikki so øgiliga lítil í løgtinginum visti mann samlar tær kreftirnar sum ganga inn fyri at vit skulu leggja vera til umstøðukervið undir
menning á føroyskum filmi
ja so fær ckristiana vinter poulsen eina viðmerking ja takk fyri ja hetta er heilt ómetaliga gott uppskot sum bjørs samelsen her lagt fram og nú haldi eg akkurát at tíðin er tann rætta til at geva filmsvinnuni eitt ordans lyft so at viti so at vit kunnu kanska fáa tromframhaldið við øllumaltso høvuðsleikarunum sum eisini í føroyskir tí tað vóru nemliga fíggjarligar orsøkir tilhøvuðsaltso høvuðsleikararnir ikki vóru føroyskir og tað sama við øllum teimum sum arbeiddu aftanfyri tað vóru altso høvuðskreftirnar vóru nokk útlendskar og so vóru føroyingar við og og gjørdu eina rúgva av arbeiði men tað var hóast alt ikki føroyingar sum kundu krevja at verður fremstu røð hetta tí atfíggingin hiðani simpiltenn var ov ov lág so vónandi verður tað ikki soleiðis tá ið trom tvey verður gjørt

bjørt samelsen ja takk fyri kristianna vinter poulsen honer altíðhann veg spælar tá tað snýr seg um hesi mentanarøkini og tað er ógvuliga gleðiligt sjálvandi var tað fantastiskt at tann eini høvuðsleikluturin fordler føroyingst sum býr ír danmark nemliga ólav johannesen men aftur tað sum eg haldi at vit sklu brúka tron til tað er at vísa hvussu langt vit kunnu menna eisini føroyskan film og júst sum tingkvinnan vísir á so kundi tron verið ein fult út føroysk framleiðsla um mann hevði ambittiónar um tað og eg havi eg dugi ikki at síggja hví ísland skal kunna røkka nógv longri enn vit í mun til film og hava nógv størri ambitiónur tá man samanberir tey bæði londini so er tað eingin ivi um at vit eru minst líka væl fyri bæði mun til náttúru og í mun til ikki minst tað týdningarmesta tilfeingi sum eru fólkini í filmsvinnuni sum ísland er og tí hava vit virkuliga nakrar møguleikar sum eg haldi bara gerast sjónligari sjónligari og vit tann heita luftin í øllum okkara føgru talum hon flytur sjálvandi ikki ta stóra men
tað gera vit tøkiliga gerðir takk fyri ja takk
so er tað beinta løgu jakobsen eina viðmerkingtakk fyri frú forkvinna ið heta ert óført uppskot hjá bjørt samuelsen um menning av føroyskari filmsvinnu nú sigur bjørt samuelsen nevliga í røðuni hjá sær at tað snýr seg eisini um at styrkja tað heimliga kervið altso við filmsvinnuni og eg hugsiað nemni at spyrja bjørt samuelsen tað at um so er at løgtingið sín tann væl vilja at taka undirvið hesum uppskotnum her og styrkja og menna føroyska filmsvinnuni um tað ikki eisini kann hava positiva ávirkan á aðrar vinnur í føroyum og harvið bæði skapa arbeiðspláss og
intøkur takk fyri frú forkvinna
ja takk bjørt samelsen ger sovæl jú takk fyri eg haldi nettupp á filmsinan altso kreativar vinnugreinar í heila tikið men ikki minst filsm er øgiliga vælegnað til ati altso hon øll sum koma í sambandi við einum filmi sum skal framleiðast tey skulu eta og tey skulu hava ymiskar tænastur og tey skulu hava útgerð og tey skulu brúka ljóð og tey skulu brúka ljós so tey skulu brúka alt mend himmaljørð sminku og altso har so øgiliga nógvir ymiskir førleikar sum tørvur er á jenn filmsframleiðslu tað síggja vit ulliteksturin gongur hvussu ófatiliga nógvar uppgávur eru í ein og hvørjar filmsframleiðslu so tað er eingin ivi um at tay avleidda virksemi eisini vinnuliga virksemi eru øgiliga stórt og tí vil ein filmsvinna hava dryppað av allastaðni og visti mann ger sum mann í gjár s í íslandi so kann mann eisini tryggja sær at tað er er desentral virðisskaping og skaping avstørvinum ymsastaðni í landinum ein filmsvinna nýtist á ongan hátt bara at ganga fyri seg høvuðsstaðnum hon er væl egnað til at gera alla møguliga aðrastaðni sum mann sá í hesari røðini íslendskgrøni ófard sum er gjørd nettupp ikki í í reykjavík men í í ja í ein aso íg størri bygd í íslandi sum lígist eiliga nógv føroyum
so tað er eingin ivi um at mann hevur nógvar møguleikar har ja takk tíðin
alogviriliga farin helgi abramsen ger sovæl ja frú forkvina tað er eingin ivi um at vit í føroyum hava brúk fyri at finna nýggjar vinnur og filmsvinnan er ein ein áhugaverd vinnu upp á tann mátan at tað sum hava starva har eru fólk sum kanska ikki starvast innan fyr so ræra nógv annað sum vit vit satsa uppá og og eg púra samdur bjørt samelsen tí at tað má ein onnur skipan altso tað sup hend við trom at fólk komu til inn til mín og biðja um pengar og og so skal an era runt í politisku skipanini og so bleiv telvíng aftur og fram og so endar tað væl men men men vit eiga eina aðra skipan enn tað vit skulu ikki hava politiska viðgerð av hvørjum einasta filmi sum skal spælast so eg eri púra samdur tí uttan eg knn siga hvussu hetta hvat lagt en hetta uppskotið fær men eg haldi t vit eg haldi at trom eydnaðis so mikið væl at tað er absolutt tan rætta løtan at taka tað næsta stigið í hesum her og so harmast um at tron var ikki bara føroyingar spældi við tað er sjálvandi minus men eg haldi at líkatrom er ein føroysk føroyskur filmur ið haldi at einan føroysku á allar mátar so so eg haldi at hetta er tan rætta løtua
at hyggja
ja takk bjørt samuelsen ger so væl takk fyri ja so har er helgi ábramsen og eg so púra samd tað var tað sá ikki serliga bjart út ta eina løtuna eg haldi tað var tungt tak hjá helga ábramsen at royna fílsa pengarnar men eg ivist seg ikki í tað hjálpti at syndra at nøkur løgting tók seg saman og stuðlaðu undir at tað bleiv til nakað og helgi ábramsen skal eiga takk fyri at hann tók tað á seg men er røðan samd við um tað kann ikki passa at mann skal til einkild viðgera hvør einasti framleiðis og tað er heldur ikki serliga rættvíst yvir fyri teimum filmsveiknum sum eru í føroyum og royna at fáa filmsfilmar og filmsrøðir upp at standa her altso tey hava bara mentanargrunnin og tað gleðir meg at landsstýrismaðurin í vinnumálum er til staðar og at landsstýrismaðurin í mentamálum eisini er til staðar til hesa viðgerðina tí at hetta er jú øki sum umskarast tann eina játtan er undir vinnumálum og hin undir mentamálum og vónandi vilja teir taka tað til sín at seta nøkur ambitiøs mál fyri
eraði filmssónina takk fyri forskuna ja takk næstur at røða er william stinesen
tað er bjørt samuelsen sum hevur lagt uppskot fram til samtyktar ikki eitt lógaruppskot men eitt uppskot sum onkursvegna skal fáa landsstýrið at gera okkurt í sambandi við filmsvinnuna og eg skal siga beinanvegin at at eg eri ikki so positivur fyri hesum uppskotunum øeg haldi at filmsvinna og vinna sum heild er ikki nakað sum skal spretta úr tí almenna men sum skal spretta úr tí privata øeg haldi at tey sum hava evnir og hug og hugsanir og ætlanir um at fara undir eina vinnu tey skulu hava góðar karmar og fríar ræsir til at fara í holt við hesa vinnuna men tey skulu ikki byggja sína vinnu á almenna stuðul og tað almenna skal ikki diktera teimum hvussu teirra vinna skal skipast og tí haldi ikki at tað er tað almenna sum skal hava ein almennan filmspolitikk tað tað haldi eg ikki eri gevið meining vit skulu hava karmar sum vit hava viðvíkjandi vinnu sum heild tú kanst stovna partafeløg tú kanst enda stovna tú kanst stovna hesi her eittkrónu partafeløgini í í verksetarafeløg haldi eg tey kalla tað ella er er ein lóg skipað fyri tí tað er ein karmur sum er givin til tey sum hava hug til at fara undir eina vinnu og uttan at skula reisa so øgiligan kapital hava møguleika fyri at at flyta tað frá persónligari risiko við at flyta tað inn í eitt íverksetarafelag og og er tað soleiðisnar at tú hevur eina verkætlan sum til dømis ein fíggingarstovnur sær møguleikar í í og trýr uppá so kann hesin fíggingarstovnurin lána hesum í verksetarafelagnum pengar og tú hongur ikki upp á tað privat vist tað gongur galið men so er tað í verksetarafelagi sum hongur upp á tað og tær ognir sum eru í har og tað haldi er ein karmur sum er skilagóður at brúka tí hetta er altso ein vinna og tað mugu vit hava kunnu og siga greiðan skilna ímillum at at tað almenna skal ikki reka vinnulív soleiðisnar sum eg haldi hett hetta her í ein ávísan mun leggur upp til og tað ljóðaði á undanfarna røðara sum so eisini uppskotsetari attað eru nøkur fólk sum veruliga ofra seg fyri hesa vinnuna og sum sum hava illa nokk til dagin um vegin og tí mugu tey fáa hjálp frá tí almenna tað eru so øgiliga nógv sum kunnu koma í ta støðuna altso vit hava eina rúgvu av fólkum í til dømis heimaflotanum sum hava trupult við at fáa til dagin o vegin eisini men vit hava ikki gjørt nakrar menningarætlan fyri hvussu ið tey skulu reka sítt vinnulív tað hava vit greiðar karmar fyri yvirskipað hvat skal verða galdandi fyri tað at reka vinnulív so eg haldi at tann loysturin sum vit hava í løtuni at tað er privat intiativ hvar er nøkur hvar ið hvar eð fólk við vitan og innliti og útbúgving og ætlanum og áræði og taka stig til prosjektir og so søkja tey tað almenna um stuðul og so kann tað almenna øso kann tað almenna taka undir við stuðli vist tað gagnar tí almenna vist tað gagnar almannaligum áhugamálum tað eru tey atlitini vit mugu hava fyri eygað og tað haldi eg er tann rætti mátin at viðgera eisini hetta uppá tí tá ið vit tosa um verkætlanir sum eru á hesum økinum so eru tað nakrar sum sum kunnu vera gagnligar fyri fyri almenn áhugamál og aðrar eri ikki gagnligar fyri almenn áhugamál og tí hava øll ikki somu atgongd til tær skipanir sum vit hava

vit skulu ansa eftir ikki at drukna í erufori tí at nú er trom skapt á føroyskum lendi tað hava vit ofta lyndi til sum føroyingar at fara púra upp frá vissu okkurt vísr seg at riggað væl eina løtu vit skulu síggja tað í tí lonra høpinum í longra perspektivunum og lata tey intiativ sum eru á økinum fáa fáa frið til at búnast ella følna alt eftir hvør styrkin er í tí uttan at tað almenna skal vera tað sum er tað berandi elimentið tað mugu vit ansa øgiliga væl eftir tí at tað eru so øgiliga nógv sum kann hugsast at gerast í føroyum kann og sum føroyar kann brúkast til og tað kann latast í vakrar búnar og føgur orð og flottar verkætlanir men tað krevur líka tað at tað almenna kemur út við nøkrum milliónum tað eru óteljandi ting mann kann vísa á í so máta tí haldi eg at mann skal ansa eftir ikki at fara við fullari kraft aftan á tí eforiuni sum uppstendur av tí at ein filmur nú er skaptur

so harra formaður eg hald at vit skulu hetta r eitt eftir eitt vinnumál eftir eitt mál sum fer í vinnunevndina og tí skulu vit viðgera hetta út frá vinnuligum prinsippum og og tí tí eigur mann at taka støðu til um vinnan skal stuðlast ella ikki mær vitandi hevur tjóðveldið stríðst við hond og klóm ímóti at stuðla at vinna tjóðveldið er hevur blakklista alt sum eitur stuðul til vinnu og í serligum í serligan mun stuðul til fiskivinnu har er tað soleiðisnar attjóðveldið heldur at fiskivinnan skal skal stuðla tí almenna altso vinnan skal stuðla tí almenna og í grundini er tað ein faktisk ov nógv ein nógv penari tanki fyri at siga tað soleiðisnær og vissi hetta her uppskotið var í tráð við andan hjá tjóðveldi so var tað filmsvinnan sum skuldu stuðla tí almenna aso var tað filmsvinnan sum skuldi kassa so mikið nógvar pengar av sær at mann betalti fyri atgongd úti í føroysku náttúruni at mann tók tilfeingisgjald frá teimum sum sum stongdu vegir og økir av ta tíðina tá ið náttúran og føroyskt útsýnið og annað bleiv brúkt í filmum men tað er alt annað upp á hvussu tingini onkursvegna passa inn í hugsanarháttum hjá tjóðveldi havi eg inntrykka av tí hetta her vendir beint øvugt av teirra fiskivinnupolitikki tí hetta her eitur filmsvinna ígeg veit ikki akkurát hví tað skal vera so stórur munur á einari vinnu og einari aðrari vinnu tjóðveldið hevur ofta samanborið fiskivinna sagt tað ja men tað er fiskivinnan tað er akkurát tað sama sum sum ein timburhandil ella eit bakarí altso tað kann samanberast p á so nógvar mátar og og tí má tað viðfarast líka og eg haldi at so má mann eisini seta verk aftan fyri orðini tá ið mann tosar um eina vinnu sum eitur filmsvinnan latið tey sum eru í hesari branskini og sum síggja møguleikar saman við fíggingarstovnunum fyrst og fremst ber hetta ígjøgnum og so kann landið í tann mun ið vit hava játtanir til mentan og list og annað vera við til at lyfta onkrar verkætlanir sum tæna almanna gagnligum áhugamálumtakkfyri
nei frú forkvinna orsaka ja takk her vóru
nakrar viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri frí fólkuna eg vita ikki at rættiliga samdur er og biljur justinussen hesum málinum men eg hugsi at filmstøðuna og tónleikavinnan eru ikki nakrar vinnur sum eru komnar ordiliga í hæddini eg síggi fyri mær í framtíðini at tað blíva stórar vinnur men fyri at hjálpa teimum í gongd sum at noyddiliga stovna nærri grunnar og eg haldi at mann skal hava ein filmskránv og ein tónleikagrunn fyri at hjálpa at spíra sum kunnu blóma seinni tí teir mugu hjálpa seg í gongd tí at tað er ringt at skaffa pengar í vissum vinnunum tí mann sær ikki úrslit fyri nógv seinni so eg hugsi at vit skulu síggja ordiliga úrslit innan film sínum og tónleikavinnu so vit eru noydd til at hava ein grunn har sum vit hjálpa spýrinum so vit fáa eitt annað bein at standa eisini síðan dahl nevndndar tí eg trúgvi at hetta kom at kunna blíva rættiliga stórar vinnur í framtíð

ger so væl ja tað trúgvi eg eisini uppá og eg haldi viss mann fer at hyggja eftir nú nevndi jóansen tónleikarvinnuna so haldi eg at tær stóru suksessøgurnar í føroyskari tónlistavinnu tað eru ikki nevnduvís fólk sum hava duga so nógv upp á tað almenna men tað eru fólk sum hava havt evnini áræði kreativitet og tað sum skal til fyri at bróta ígjøgnum og tað trúgvi eisini vera avgerandi fyri filmsvinnuna hinvegin tá ið mann tosar um spírar so er tað púra rætt at mann eigur at tað almenna eigur eisini at stuðla undir spírar fyri at ja at væta og gjøta inntil hesin lítli spírin megnar sjálvur at vaksa seg í stóran og sterkan og festa røtur og so víðari men hetta her uppskotið snýr seg um at tað almenna skal líkasum taka taka motivini úr hondini á tí privátu vinnuni og vera førandi og hava eina landsætlan og hetta er nógvar ógvusligt í mínum heiminum
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næstur at røða er bjarni kárasom petersen
takk fyri frú forkvina eg haldi vit fara at prøva at skifta kanal positivt rundan umdan føroysku filmsvinnuna øh tað er bjørti samelsen sum vegna tjóðveldið hevur lagt fram eitt uppskot til samtyktar um ati gera eina menningarætlan fyri føroyska filmsvinnu og eg kann ikkilata vera við at hugsa um ella draga paralellir til tá ið mann gjørdi sær stórar ætlanir um ta føroysku ferðavinnuna tað var í sínari tíð eina ávísur ivi um um tað kundi bera á mál men mann valdi politiskt at satsa stórt við at millum annað játta nógvar pengar til tann almenna stovnurin missu fara á einlands og sjálvt um vit standa við nokk so nógvum avbjóðingum tí viðvíkjandi í dag so kann mann ikki umganga tað at føroysk ferðavinna hevur í øllum førum verið ein sólskinn søga tú skal at nógv arbeiðspláss nógv vinnuligt virksemi avloytst virksemi og er við til at branda føroyar úteftir og broyta upp á okkara sjálvsfatan eg havi taðeitt sindur pp á sama máta við føroyska filmsvinnu føroysk filmsvinna krevur at tað almenna fasiliterar umstøðurnar soliðis at tað vera góð gróðrarlíkindi fyri bæði útlendska framleiðslu og føroyska framleiðslu í føroyum tað krevur at vit frá almennari síðu tora at satsa og spýta nakrir pengar í nøkur ting sum kunnu gera tað lættari hjá teimum kreativu sálunum her á landi til at framleiða føroyskt filmstilfar bæði til okkum føroyingar ella til allan heimin

upskotsetanin bjørt samelsen hon nevnir nøkur mál sum mann kann seta sær í almennriri skip fyri hvussu mann vil gjarna hava hendan her vinnugreinin kemur at síggja út í framtíðini og tað eru ikki nógv øðrvísi enn hvørji mál vissufara og einlends til dømis hevur sett sær teir siga millum annað í sínum frágreiðingum vit stremba eftir at fáa túsund og ársverk vit stremba eftir at verða so nógv prosent á btú eg kundi hildið áfram eg haldi eisiniat vit eiga at seta tær somu ambitiónirnar um tær so vera eitt sindur minni tá tað kemur til føroyska filmsvinnu mann kann siga natúrliga er tað kanska ikki ikki ikki optimalar umstøður fyri at framleiða film í føroyum tað eru nøkur lond sum spessialisera seg í at framleiða film tú kanst nevna india har sum mann hevur tað mann kallað bollywuot og mann hevur í kalifornia hevur mann tað mnn kalla hollywot og man ger nógv í bretlandi og og tað eru nógvar aðrastaðni har sum mann hevur ordiliga konsentrerað seg um at skapa eitt umhvørvi fyri filmsvinnu og hava eisini gjørt millum annað skatta nnisiativur o skatta insetamentnir fyri at lokka framleiðslu har til ogtað er jú eisini tað sum vit gjørdu tá ið vit játtaðu fýra milliónir til etronverkætlanina sum jeg bleiv til møguleika og bleiv filma í føroyum tí at vit politiskt valdu at raðfesta tað at brúka nakvar pengar upp á tað sum allarhelst uttan at eg kann siga teg hava tøl upp á tað hevur givið fleirfalt aftur í peningaligum virði til tað føroyska samfelagið og alt annáð líka hevur eisini verið við til at branda føroyar úteftir sum eitt land øh og setir eisini kanska nøkur orð av nøkrum av teimum avbjóðingunum sum vit standa við millum annað við umhvørvi og við grindadráp og so framvegis eg kann taka eitt dømi vissu mann vissu mann í dag spyr ein persón hvat tey hugsa um tá mann sigur spania tað er ræðiliga ymiskt hvat fólk siga onkur sigur kanska salvadordali onkur sigur fransiskum franku og onkur sigur tapas o onkur sigur tarvafekning men spyrst ungdómirin í dag so siga tey kassa d papell kassa d papell er ein neyðflekseraa sum er framleidd í spania og sum er eisini við til at mynda útsjóndina av hvat spania er fyri nakað fyri umheimin og tað er sjálvandi tað sama tá tað umræður føroyska filmsframleiðslu sum skal vísast fyri alla verðina tað er nakað við at mann marknaðarførir føroyar úteftir og tað er eisini við til at gera nakað við ta føroysku sjálvsfatanina tí at søguforteljingin er ikki bara fyri umheimin hon er eisini fyri okkum hvussu vit síggja upp á okkum sjálvum taðer ein ørgrin av donskum cerium sum eg gjørdi av danskarum til danskarar fyri at fortelja um hvat er at vera danskari og at liva í hesa verðina sum danskari tað hevur eisini ein stóran týdning sum tíverri ikki kann ordiliga gerast upp í krónum og oyru men tá e loygir meg inn til at hesa diskussiónina um at føroysk frmleiðsla nú er tað jú sjálvandi í hesiri eveforiuni sum billiustinusen er inni á við atromi liðugt framleitt og tað er tann reyði løparin og sjampanja og hvat veit eg h men tað er jú eitt eitt prosjekt sum mann hevur framleitt í føroyum man fegin um tað og sum hevur ein altjóða hyggjar at skara tað er tað er ordiliga fantastiskt men mann má heldur ikki gloyma at føroysk filmsvinna má eisini vera fyri føroyingar tað kann vera við til at menna okkara mál tað kan vera við til at menna tað at ungdómurin tímir at velja føroyskt tilfar til fram um okkurt kanska enskt ella danskt tað hava vit jú tosað nógv um her á tingi at ati at børn og ung í í alsamt størri mun síggja útlendskt tilfar og hava trupult við at dyrka tað tað føroyska jamen tað er tí at tað tilfarið sum tey eftirspyrja eru ikki r so vit mugu inn at skapa føroyskt tilfar tá tað kemur til filmar og sereur viteogspøl og hvat veit eg tí at tað er har ungdómurin og børnini eru í dag so kunnu vit tíhalda um at tað kann va at tað má vera up á ein annan máta men so tapa vit ta kappingina so vit mugu fylgja við tí eg haldi er eisininað er viktigt at mann syrgir fyri at mann hevur pengar til at stuðla føroyska filmsframleiðslu av føroyingum til føroyingar tað er so tað eina og har haldi eg at tað er alneyðugt og tí er tað eisini glaður fyri at uppskotsetarin tekur tað fram í dag at mann hækkar játtanina til stuðul av føroyskari filmsframleiðslu og so haldi eg eisini atað e viktigt at býta merki í at tað má vera politiskt óheft veit at summi fólk dáma ikki at hoyra tað men eg haldi taðer ein eðal setningur fyri tað listarliga frælsið at mann kann útsøskja sín kreativitet og hvørjar viðmerkingar mær hevur til samfelagið uttan a ein landstýrismaður ella eitt løgting skal kunna taka dagar ímillum hvat er gott oghvat er vánaligt tilfar og hvat mánn má og ikki má siga ella vísa sjávandisjálvandi skuldu vera nakrar avmarkingar men í tí stóra heila haldi eg at ofta so skulu tingini vera eitt sindur ljót vissi mann skal hava nakað viktigt at siga so tað er nokk so viktigt fyri meg í øllum førum at tá ið mann skipar føroyska filmsvinnu í føroyum at táð listarliga frælsið verður varðveitt og tann listarligi intergviteturinverður varðveittur og so vivit fara til útlandið htað evur sjálvandi sum eg nevndi at byrja við ræðiliga nógv lond sumonkursvegna spesialisera seg í hettar her við at framleiða film og cereur og so framvegis og tað hevur mann gjørt væl vitandi um at tað er eitt ting mál at fokusera upp á tí tað skapar arbeiðspláss tað skapar bara ending fyri landið øh og tí síggja vit eisini nógv lond til dømis írland ella ella bulgaria nógv londu í eystureuropa malta kundi blívin við tey gera nakrar skipanir fyri at gera tað aftraktivt hjá framleiðslufilmsframleiðarunum at koma til tað landið at taka uppá so í so máta er tað einki altso hetta er ikki vinnufjentiligt ella ella tað at altso stuðul er ikki ordiliga av tí óynda í hesum førunum vissi man kann siga taðpp á tann mátan stuðul er alneyðugur fyri at tryggja at vit eru kappingarførur í so máta tí at vit sjálvum nættupp tað a vissu vit ikki hevdu tann stuðulin sum vit enda við at samtykkja tíbetur so hevði framleiðslan atrom farið til íslands sum hevur slíkar skipanir í verk so sjálvandi hevur tað týdning at tað almenna stuðlar øh eg haldi sjálvur at føroysk filmsvinna bæði til til útflutning og til menning av av av av okkara egna landi er er púra avgerandi egentliga tað ljóðar kanska eisini eitt sindur yveforoyskt men tað ljóðaði nokk eisini evr foroyskt tá ið mann helt at ferðavinnan kundi blíva til nakað stórt her í føroyum hvør kundi v siga fyri tíggju árum síðani at vit fóru at hava eina eina matstovu við við við tveimum miskilinjustjørnum til dømis tað var nokk óhugsandi tá men her eru vit nú at hon so fór til grønlands tai so nakað annað men tað bar til eg haldi gjarna má mán seta sær nøkur hø mál tá tað kemur til føroyska filmsframleiðslu tí alternativið er ikki at seta sær nøkur mál og so eru tað í øllum førum hundrað prosent sikkurt at vit ikki koma nakran vegn øh eg haldi eisini at tað er gott sum bjørt samelsen eisini vísir á at mann at mann heldur enn at halda hesar her røðurnar har mann tosar tað upp sum j sjálvandi eisini hevur týdning at mann eisini ger nakað ítøkiligt og har snýr tað seg í hesum førinum um at mann hevur ein filmsgrunn sum hevur eina eina góða upphædd av pengum í sum mann kann søkja um til at gera tilfar og at mann eisini hevur eina nógv meira aftraktiva afturberingarskipan fyri útlendska framleiðslu í føroyum og har haldi eg eisini at tað skulu sjálvandi skal mann kunna seta nakrar treytir millum annað um hvussu hvussu nógv tær skulu geva eftir sær so ella so hvussu nógvir føroyingar mann skal hava á á liðnum og tí atð er eisini ein spurningur um at førleikar menna fólk sum arbeiða innan fyri hetta vinnuøki í føroyum soleiðis at tey hava neyðugu førleikarnar til at fara fara í holt við sína egnu sjálvstøðu framleiðslu í føroyum til føroyingar og at tað e sjálvandi eisini eru meira kappingarfør at fara í holt við prosjektir í íslandi ella í usa ella onkra aðrastaðni tí at tær hava nú plussliga tær neyðugu royndirnar øh tað er eingin loyna frú forkvina eg havi sjálvur havt hettaher við filmsvinna á lofti fleiri ferðir og g havi eisini tosað positivt tá ið uppskot sum umhavna filmsvinnuna hava verið á skrá her á tingi og eg kann bara siga at eg taki fult undir við tankunum sum liggja aftanfyri uppskotinum og eg vóni at tað fer at fáa eina eina góða
viðgerð tá tað kemur í vinnuøtuna takkara ja takk eru vóru nøkur
viðmerkingar bjørt samuelsen ger so væl takk fyri tað ja ein deiliga konstruktiv og víðskygd røða í veruleikanum sum tað ofta er frá bjarnar kárasynum tá ið tað snýr seg um hetta við vinnu og kreativar vinnur og kanska forstáilsi fyri akkurát sum við íverksetan og stuðurskipanir til nýggjar vinnur at mann skal geva teimum eitt boost fyri at hjálpa teimum í gongd ikki minst tí tað skapar nógvar møguleikar fyri okkum øll longri frammi í mun til størv og so fram eftir og og framsóknin hevur avgjørt verið í skóginum tað hendir fleiri ting í hesum økinum í undanfarni samgongu tá framsóknin umsæt hetta økið í vinnumálaranum við poul mikkelsen og tí ætlaði at spyrja bjarnar koyrasovnum um hann er samdur í at hetta við at leggja ítøkini strategi er nokk so avgerandi fyri at ein vinna skal altso vit mann politiskt vil skunda undir at ein vinna mennist so skjótari enn hon kanska annars hevði
havi havt nakran møguleika fyrr takk fyri
jatakk bjarnirasotakk fyri frú forkvina og og takk til bjørt samuelsen fyri fyri viðmerkingina ja framsókn hevur roynt í øllum førum á fleiri mótum at at arbeitt fyri føroyska filmsvinnu og tað hevur tjóðveldi eisini tá tað kemur til hetta her við stuðulsskipanir altso viðhvørt so ger tað almenna stuðulsskipanir fyri at halda lív við nøkrum sum kanska ikki eira sum ikki ber seg í longduni tað kann eg koma upp á fleiri dømir um men í hesum førinum er tað at gera nakrar stuðulsskipanir sum skulu geva eina vinnu í uppstarvsfasini luft undir veingirnar eg eg byrjaði røðuna við at draga paralellir við ferðavinnuna ferðavinnan fyri tíggju tólv árum síðani var ikki so nógv upp ási sum tað er í dag men hon er nakað upp á seg í dag tí at mann bæði í vinnulívinum hevur nakrar eldsálir sum vilja gera nakað innovativt men mann hevur eisini tað almenna sum viðleikara og har nevni eg til dømis tað at mann at mann til dømis ger tað gunstuvt at dríva ferðavinnu við mvigfrítøkur og sovorðit og at mann eisini valdi at gera eina góða sterka játtan til vissu fara og ailens sum var við til at brenda føroyar úteftir so tað hevur avgjørt stóran týdning
líka vit eru við takk fyri
ja takk góðni nólsoy johansen gert tað væl takk fyri frá forkvinna ja eg haldi eisini at tað er ein sera áður røða sum bjørnur kárasun helt í dag um at her við filmi og filmsvinnu tí tað er eingin loyna at fyrrverandi formaðurin hjá honum hann hevði tað pála miklasen hevði tað ofta orðið at tað er at vit skulu tora at hugsa stórt tá tað kemur til ja bæði nógv ting men eisini eisini filmsvinnu í hesum førinum tí at vit skulu minnast til at tað eru nógvir spírar tað eru øgiliga nógvir kreativir fólk í føroyum sum hvussu tey fáa tað røttu hvassum at siga arbeiðsum støðurnar kunnu gera eina stórt arbeiði og og og branda føroyar enn meir og halda eisini áhugaftur at hoyra tá ið bjóðing fórast sum nevnir dømir úr spania við netfliks seriu og at tað er at vit eisini í føroyum eiga at leggja eftir at gera so nógv gott føroyskt tilfar sum gjørligt har ungdómurin løgv sum er í dag so takk fyri
ein góðar røðu varða tað var tann viðverkin takk fyri frú forkvina
jstakk fyri frú forkvina og takk til djón nols joensen fyri tær hugaligu viðmerkingina øh kanska serliga hetta her við nú var hann inni á hetta her við við tað at at tað er gott í mun til tað at børn og ung kunnu síggja tilfara teirra egna máli altso mann kann taka ótallig dømir øh men eg kann til dømis velja tað norsku sendirøðin á skamm sum kom út fyri nøkrum árum síðani allur føroyskur ungdómur hugdu eftir skamm allur føroyskur ungdómur brúktu norsktungdómsslein til dagligt fyri at útsýskja seg tí at nú høvdu teir plussliga eina ceriu sum appileraði til ein ungdóm sum kundi síggja seg aftur í tí sum tann norski ungdómurin fæst við og eg haldi eisini at mann kann gott royna at gera tað at gera føroyskt tilfar sum onkursvegna loftar tað sama at mann fær sett nøkur orð á hvat ið vit stríðast við hvat ið vit eru errin av hvat vit baksast við til tí dagliga at mann fær sett tað í eitt føroyskt sjónarhorn tí at tað er so ræðuliga gott fyri okkara sjálvsfatan og fyri at dyrka tað sum er
føroyskt upp á okkara fortreytir so talið er ov týdning ja takk so er næsta næsta at strøða er bjørt samuelsi
ger sovælúforkvinna eg skal gera heilt skjótt av eg skal bara takka framsøgufólkunum eg haldi tey hava hildið nakrar góðar røður tað var líkaaska itt undantak við framsøgmonnunum hjá miðflokkinum sum eg haldi eg veit ikki knýttu nøkur ting saman sum vit ikki ordiliga takk saman hang í meni tað skal eingin ivir um at tjóðveldið er ein flokkur sum bæði stuðlar vinnuni og stuðlar ikki minst hetta við einum fjøltáttaðum samansettum vinnulívi har mann eisini stuðlar undir kreativa vinnu vit halda a rógvuliga umráðandi at stuðla undir mentan vit hava kanska verið ein av teimum flokkunum sum hava gingið á odda í tí og vit halda ikki minst eisini at sum vit eisini gjørdu nógv við tá ið vit fyri nógvum árum síðani áttu ábyrdina av vinnumálaráðnum at stuðlað hetta við nýggjum vinnum nýggjum vinnumøguleikum og eg eri slet tki iva um ati tað verður eisini eitt mál hjá einari komandi samgongu at royna at gera meira burturúr sum kreativu vinnugreininum undanfarna samgonga tók nøkur stig í mun til tónleikavinna útflutningskontóri har og afturberingarskipan til film og at økja umstuðulin í til filmsgrunnin sum er ein játtan og ikki ein grunnur men men tað er ikki nóg mikið tað skal haldast fram á teiri kósini og eg hevði hopið at landsstýrismaðurin vinnumálin sum var við til einum part av orðaskiftinum kanska tók orðið og segði eitt sindur um hugsanirnar hann hevur eg haldi tað er nokk so umráðandi at landsstýrisfólk sum sita við vinnumálunum hava eyga fyri teimum kreativu vinnugreinunum og kanska hava nakrar vissiónir eisini men men tað vit kunnu so halda áfram at eftirlýsa tí kreativu av vinnupolitikkinum kanska kemur hann til sjóndar onkuntíð nú tá tað fer at nærkast væl eg veit ikki men frú forkvinna samanumtikið so haldi eg ta hevur verið nakrar sera góðar røður frá teimum lestu framsøgufólkunum og eg ivist onga løtu í at vit kunnu gera nakað meira fyri føroyskan film um tey góðu orðini sum eru søgt her í
dag verða gjørd til handlingar takk fyri ja takk sovóra ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður verður beint í vinnunevndina so fara vit undir punkt fimm á dagsskránni løgsmál hundrað og níggjuogtjúgu uppskot til samtyktar um um at leggja grundleggjandi avgerðina um loftrúmsradara fyri løgtingið til avgerð og eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jacub vestegaard fyri javnaðarflokkin aksel lellemsson jóhannesen fyri sambandsflokkin jaspur langaard fyri tjóðveldi høgni hoydal fyri miðflokkin billjustinussen og fyri framsókn bjarni kárason petersen og fyrstur at røða er jacobvestegaard
ger sovæl takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar um at leggja grundleggjandi avgerð um loftferðsluradara fyri løgtingi til avgerðar hetta er ikki it uppskot um at leggja málið um radarun tingi o tað tað tykist mær eitt sindur it sindur undarligt tí málið um radarin hevur jú verið alment frammi leingi og tí roknar eg við at teimum kom við einum uppskot so var tað eítítøkiligt uppskot um radarn men tað ett uppskot til samtyktar sum heitir á heitir á landsstýrið um at leggja eitt uppskot um radara fyrr í tingi til støðutakan ann sjálvtað haldi gsjálvur eg dugi eg dugi ki orli at fyri at halda meg til tað halda er tað er eitt sindur undarligt vist mann veruliga meinti at tað skaldi fyri tingi so leymar tað fyri tingi sum eitt uppskot til samtyktar ella sum eitt uppskot um radarin tað tann radarin sum hevur verið aktuellur núja í í eitt ár meni tá ið tað er sagt so so so hevur tað verið ein diskussiónmend á radarum leingi og ymiskar meiningar eisini eisini í í samgonguni um radaran og tað eru nógv ymiskar meiningar um í andstøðuni eisini hvussu hendan skipanin hvussu henda skipanin skal vera er

hernamál er danskt máltsøki avgerðarrætturin liggur ikki í føroyum men hann liggur úr danmark okur hava so havt tar skipanina við ati landsstýrið ráðførir seg við løgtingsins uttanlandsnevnd í slíkum spurningum og tað er tað sambandið sum hann brúkar í hesum førinum

eg taki undir við teirri skipanini ati landsstýrismaðurin eftir samráðingar ella ráðføriseg við uttanlandsnevndina og so er tað útgansstøði fyri tí sum landsstýrismaðurin ger hinveginer tað soleiðis at landsstýrismaðurin ger nøkur ting sum ikki eru tráð við tað sum løgtingið heldur hann skal gera so hevur løgtingið amboð til at seta heldur tað so tað er tann skipaninsum mann vel hevur valt í hesum førinum og tað eru tær skipanirnar sum eg haldi mann skal hava orsøkin er at eg havi tað ein sovorðman undanligt forháld til at føroya løgting skal viðgera koma við viðgerðin um mál har føroya løgting ikki hevur avgerðar rætt hvat brúkar mann so føroya løgting til tá ið føroya løgting ikki hevur avgerðar rættin og føli onkursvegna at tað er ikki virðiligt fyri hetta høga ting at okur viðgera mál føroya løgtingi sum onkur kann bara yvirrula har føroya løgting ikki hevur avgerðart rætt persónliga haldi eg at føroya løgting eigur at hava avgerðtr eftir í øllummálunum tað er slett eingin ivi víð mínari sálur um tað meni eg má fyrihalda meg til ta skipan sum okur hava og tað býti sum eru millum danmark og føroyar í hesum her so kallaða ríkisfelagsskapinum sum okur liva í har nøkur í hesum førinum eru hernagarmál og so og so so arbeiði g út harfrá og sum sagt í mínari verð kunnu okur gott havt havt málsræði í hesum eingin trupulleiki og so varð tað fult og heilt eini avgerð hjá føroya løgtingi hvat okur skula hvat okur skula gera eg veit gott at hesi viðurskiftini føroya grøndføroyar grønlands sigur føroyar ja førliga danmark ikki eri akkurát so øgiliga greið altíð ríkislógartilmælirni verða send til føroyar so verðar tey samtykt her í í tinginum og onkuntíð onkuntíð kyksar har danskir myndugleikar seta lógurgildi fyri føroyar uttim at spyrja eftir sum framvegis meni eg haldi at føroyar løgtingi skal taka avgerðir og viðgerð á mál har føroya løgting hevur avgerða rætt ikki bara kann virka sum um at mann kemur við yvirlýsingum í mun til mál í hesum førinum ein radara diskussiónin um ein radara fyllir nógv og hevur fylt nógv og tað hevur eisini fylt nógv hvar ið hvar føroyar hoyra heima og sjálvandi øgliga skjótt at seta fólk í bás og at og at tosa umhvar mann hoyrir heima føroyar liggja her sum okur liggja og tá iðokur liggja her sum okur liggja so er ein natúrliga partur av tí unhvørt parti av heiminum sum okur liggja í og og tey og ein ein natúrligur partur av av vesturheiminum og eg havi nevnt okur pøvast ikki at býta heimin upp í vinir og fíggindar og hvør tey keðiligu heiminum og hvør eru tey fittu heiminum so framvegis tað haldi eg at okur í føroyum skulu halda okur frá tá ið tað tá ið tað kemur til altjóða viðurskiftir so herðu oftans sagt jamen føroyar hava skyldi til hettar føroyav skyldi til hattar eg havi altíð havt havt fa tanin og hava framvegista fatan at rættindur og skyldir fylgjast at og tá ið tað snýr seg um rættindur so hevur føroyar ikki nøkur rættindur at fara út at samráðast í natuum er radara okur hava ikki nøkur rættindur at bvekøkur og altjóða pallinum á ymiskum økjum tí tað er nst donsk málsøki og tá ið okur ki heva nøkur rættindur so hava okur helst nakar skyldir grátsett á á altjóða pallinum og tað er heldur ikki soleiðis at mann oppirerar við við at mann mann býtur heimin og upp tá ið mann er er partur av heiminum í meiri vánaligar partar og betri partar og vinir og og fíggindar og tað haldi eg at føroyingar skulu halda seg frá eg havi nevnt at eg havi einki ímóti at ein radari verður settur upp í føroyum og havi eisini nevnt ati so eigur mann ati setastað upp móti øðrum tingum sum okur halda at okur skulu hava ígjøgnum tá ið tað snýr seg um ja danmark kanska hesin parturin av heiminum sum sumja sum fegin vil hava ein rættara og hyggja okur at hyggja okur at diskussiónini í dag tað bleiv diskuterað nógv fyrr enn tí síðan um handilspolitikkur og trygdarpolitikkur hyngu saman men eg trúgvi ikki í dag ella nakar sum ivast í um handilspolitikkur og trygdarpolitikkur hanga saman eg haldi ikki nakar sum ivast í at nato og eog es ganga hond í hond tá ið tað snýr seg um trygdarpolitikk og tá ið tað snýr seg um handilspolitikk tað haldi eg tað er blivið púra opinlýst fyri hvørjum mansbarni hvørjum mansbarni og at pástandra tað at tingini at tingini ikki hanga saman tað haldi eg tey allarflestu hava funnið útav at tað gera tey sjálvandi tað hevur verið týðilig og greitt í tí vanlukkuligu støða sum hendi nú í russalupia ukraina handilspolitikkur og trygdarpolitikkur ganga hond í hond es og nato standa liðum lið eg síggi hesa myndina fyri mæg tað tað tað kvøldi tað yndraðast sum var ati fann tey leiðina hvat hon eitur o stoltinberg stóð liðum lið nú skuldi nú fór begi kríggj annað ella annað fóru í kríggj við við moralskum stuðli og og og og og vápnum til stureystureuropa soleiðis at mann særti fyri at at ikki breidtusu fornangd meðan hitt meðan hin sum stóð undir liðnum fór í kríggj við handilstiltøk tað var púra opinlýst fyri øllum og tað var ein øgiliga sigandi mynd hvussu tingini hanga saman og tí eiga okur í føroyum sjálvandi sjálvandi eisini at tangja tingini saman og tað eri glaður fyri at at mann onkursvegna heldur at ja lat okum nú hyggja upp á hvussu okur kunna fáa hetta málið soleiðis á at okur eisini eru eini ein ein biðspælari á á øðrum økjum eisini har sum okur fegin fegin vilja eg haldi sum úrganspunkt at tann skipanin sum er í dag er tann rætta skipanin har ið landsstýrismaðurin ráðførir seg við uttanandsnevndina eg vildi fegin at eisini alt hetta málsregið var føroyskt sum var tað føroyar sum hevði rættindur í altjóða rættindur eisini hevði altjóðar skyldir nú eru okrei sovorðnum onga málalandi tí eg haldi ikki at føroya løgting bara skal viðgerða mál har føroya løgting ikki hevur evst avgerðarrætt følið onkursvegna tað er ikki ordiliga tað er ikki ordiliga virðiligt fyri hetta hetta høga ting meni
takk fyri harra formaðurja
takk so er tað viðmerkingar fjá høgni hoydal tan fyrsta ger so væl harra formaður ja sjálvandi hanga handilspolitikkur og og hernara politikkur saman tað er tað sum optarelvtl í kríggini og eisini verður brúkt sjálvandi sum fremsta amboð tar er g púra samdur við jakuvestegaard meni so gangið eisini út frá jaku vestegar er samdur við tjóðveldi í vit hava eisini lagt eit uppskotið fram um at taka fult ræði á loftrúnina og harvið verða tað sjálvandi isin in føroyska avgerð um radaraska virka her og annars skilji e væl jakuvestegaad g tí hetta uppskotið er eitt uppskot um at fáa landsstýrið at koma í tingi við einari heimild til hvat ger mann í hernaramál og tað kann kanska virka øvugt at iki at koyra beinaðista ting op radarmen tað haldi eg ikki rætt at vit skulu hava eina stjórn sum kann samráðast vegna løgtingið við onnur lond me so skal tað sjálvani vrat løgtingið gevur heimildina og eg gangi út frá um vit um vit tosa ett sindur nærri um tað so eg eri vit væl ikki heilt ósamdur um tað sjálvandi mát era løgtingið kemur heimildina vistu ann setir hernari útgerð upp í føroyum

jtakk gersovæl jakuvestiguard takk fyri harra formaður taðn síðsta fyrst sjálvandi skal løgtingið sigur høgni hoydal og og umvølbairt ja men málsræði liggur enn aðrastaðni og eg púra púra samduvið høgn hoydal eg fari ikki at taka undir við nøkrum uppskot frá andstøðuni tí taðv okur avtalur um samgonguni at tað gera okur ikki men tað er eingin ivi í mínari sálar sjálvandi skul okur yvirtikið loftrúmið sjálvandi og vónandi kunnu okur koma í eina samgongu um ikki fór ikki so langa tíð har okur kunna taka nøkur nøkur stig á á á sjálvstýrisleið sjálvandi aðog luftrúmið er upplagt so og tí er tað undarligt ag at onnur seta forboð fyri at flúgva uppi yvir her hjá okum sum okur onga ávirkant hava á sjálvandi skuldi okur eisini hava kunnað tikið støðu til tað men tað er ikki nytta nakað komið ein uppskoti til samtyktar um at danir skuldu ikki seta forboðmb fyri at nakar flýgur yvir høvdunum okum tí avgerðarrættin
ja teir takk fyri
so er ta bjarni kárasum petersen ger so væl takk fyri harra formaður nú nú havi eg nú er partur
su er samdur av summum av teimum tingunum sum jakubvestegaad er inni á og biðja ey sum tsa fara út um tingsalin at tosa kunn úr linum og tosa sum mann hoyrir hvat røðaran og viðmerkjarum siga takk takk fyri harra formaður nú nú eri eg samdur við sumta tí sum jakubvestegaard er inni á og sum tá tí minnist so men í øllum førum tá tað kemur til het hr við avgerðarrætt altso verjumálaráðið táð danska verjumálaráðið og trinur bramsen hava sagt upp í saman at tað verður einki sett upp um føroyingar síða nei føroyingar hava avgerðina føroyar hevur avgerðina bárastein nielsen løgmaðurin bleiv so við at siga jamen tað tað verða tað var einki sett up uttan at føroyar tekur avgerðina so tá ið mann spurdi eitt sindur nærri inn á tað tað gjørdi eg við einum skrivligum fyrispurngi til løgmann hvat meinar hann við tá meinar hann landsstýrismaðurinjaja tú fær meira eyka tíð ger so væl
jatakk ger s væl jakuvestigard takk fyri harra formaður jú tað hevði verið ein vanvirðing og ein niðurgerð og ta niðurgerðina av av føroya løgtingi hav eg ikki vil hav staðið modell til og tí haldi eg ta r óvirðiligt at mann í tinginum tekur avgerð sum onkur kann yvirrulla tað er følt tað verða øgiliga øgiliga niðurgerandihinvegin so gangi út frá at tá ið mann sigur at mann virðir eina avgerð so verður mann eina avgerð og tingið hevur eisini yvirfyri landsstýrismanninum sum skuldi tikið gásaregnum eina skeiva avgerð møguleikarn at seta landsstýrismannin frá vissu tað skuldi verið so tingið onkursvegna indirekta er ta ein frægari máti at hontera tað upp á indirekta enn enn beinleiðis haldi eg vis tað skuldi komið til til skeivta
skeringar takk fyri harra formaður
gjørt væl takk fyri har formaður føroyari nei radarin er ein partur av arktiska kapasitetspakkanum og fyrireikingarnar til arktiska kapasitetspakkan byrjaðu í tvey túsund og sekstan ella tá fingu føroyar ein fyrispurning um at vera við í fyrireikingunum til arktiska kapasitetspakkan føroyar avvísta vildu ikki føra við uttan nakra ráðførslu uttanlandsnevndini og uttan nakra viðgerð í løgtinginum heldur jacob vesturgoyrd at eftir hesum hesum hugsanarháttinum hjá tjóðveldi undrar tað so ikki jacob vesturgoyrd at løktingi ikki slappa at taka støðu til ein so grundleggjandi spurning
sum tað longu tá
jatakk ger so væl jakuvessigaard formaður hatta havi eg hoyrt og eg veit ikki um hatta er akkurát so sum biljustinussen sigur og er tað so so jú so undrar tað stórliga at mann eftir tí sum teir flokkarnir sum múðu í andstøðu sum tá vóru í samgongu ikki komið í tingi við einum sonum spurningi og at aksel akseljohannessen sum nú er er ður sum løgmáðu tá ikki syrgi fyri at tað kom í í løgtingið men tað er kanska spurningurin hvar mann hvar mann er hvar mann hvar mann situr spyr tú meg ja so átti tað tá at verið eitt samskifti ímillum tann landsstýrismannin og uttanlandsnevndina áðrenn mann tók eina avgerð sigur nei okur vilja ikki vera við tí tað at siga ja og tag at siga nei tað er tað sama í gásaregnm sama sama avgerðartilgongdin og tí undrar tað at mann nú vissi hatta er akkurát soleiðis eg kenni ikki detaljurnar í at snar men er tað soleiðis sum biljustinussen sigur so so undrar tað meg at mann ikki tá ið ur høvur tikið eitt sovorðt mál íing
ja takk so er tað næstur at røða tað verður aksel villanson johannesen ger so væl
takk fyri harra formaður til viðgerðar eru eitt uppskot til samtyktar frá høgni hoydal og ruttvang og mær sjálvum og tað er so ljóðandi sjálvt uppskot til samtyktar løgtingið staðfestir at grundleggjandi spurningurin um at seta upp útgerð sum loftrúmsradara í føroyum skal gerast av demokratiskari avgerð í løgtinginum løgtingið hoytir tí á landsstýri um at leggja uppskot fyri løgtingið um hetta áðrenn nøkra avtalu ella avgerð verður framd hesum viðvíkjandi tað var sjált soleiðis at arbeiðs ella uppskot y á ljóðar og skulu vit tosa um og koyra støðu vit í javnaðarflokkinum hava tað skulu eg sjálvandi gera í hesum málunum so er tað sleptu nú hevði tað verið nógv í almenna rúmunum og kjak um hvar vit hoyra til og hvar vit ikki hoyra til og vit era uttanveltaði ella ikki og so framvegis har tað slettur eingin ivi um hjá javnaðarflokkinum hvar føroyar standa og hvar føroyar skulu standa vit eru ein partur av at tað kemur verjupolitikk so eru vit ein partur av demokratiska vesturheiminum og eisini ein partur av nato og tað er har vit hoyra til

at yvirskipað málið eigur at vera hjá okkum tá vit hugsa um trygdarpolitikk tað er at verja okkum og at ræða onnur frá at leypa á okkum og samstundis forðar fyri at vit fáa óneyðuga militarisering í okkara øki og í okkara øki tá tosa vit um bæði ella um arktis og um norðuratlantshavið tá tað kemur til sjóvar radaran so er javnaðarflokkurin hevur verið og er framvegis positivur um at vit seta ein radara upp í føroyum og tað halda vit eru eri neyðugt at gera tí sum støðan er í løtuni so hava vit nakrar radarar í lond rundan um okkum í íslandi skotlandi svøríki norra halda eg eisini hetlandi og danmark sum síggja loftrúmið í okkara øki men júst í føroyum er eitt partur av loftrúminum sum hann ikki hevur sær hvør flýgur har tá tað er hernaðarlig flogfør og og tað er kanska óheppið bæði fyri trygdina hjá okkum at vit ikki vita hvøt gongur fyri sjáokka egna loftrúmi men eisini kanska í ein ávísan mun fyri trygdina hjá grannalondum altso tey londuni kanska skulu verja okkum um tað allarringasta hendir at kríggj skuldi brosti á eisini í norðuraftalantshavi og og í føroyum so er tað kanska altso nato og millum annað stóra bretland sum skulu verja okkum og tá var tað kanska tørv á at síggja hvat hendir áokkara loftrúmi og eisini við sína egnu trygd tí at tá flogfarið kunnu flúgva langt inni í føroyska loftrúmi uttan at milum nmillum annað stórar bretland sær tey sum síggja tey kanska so mikið seint at tey eisini seinkjast teimin r at reagera um um te tá tey koma inn í bretskt loftrúm so t vit halda at tað er skilagott at fáa handan radaran upp í føroyum taðer nummar eitt nummar tvey so eisini um eg siga nei óiki nei vitvil ikki hava ein radara í føroyum men samsturs vilja vit hava tað at at natu skal verja okkum um tað ringasta hendir og vit vilja hava eitt samstarv við tann demokratska vesturheimin bæði tá að kemur til handil men eisini øðrum økum tá tað kemur til gransking útbúgving mentan og so framvegis tað kundi skjótt sett okkum eitt ringt ljós sum gjørdi tað samstarvið kanska ett sindur truplari tí halda vit ati javnaflkrúkaspunkt er positivur ela vil eru í posin vit taka undir við sendaradarar upp í føroyum men sjálvandi eisini undir ávísum treytum og ein treyt tað er ella treyt tað ikki tat sar treyt eitt ynski tað er at føroyingar sjálvir umsita hendan raddaran tí tað haldi eg at tað ber til soleiðis sum eg havi skilt málið halda heldisk ella tað veit eg ikki heilt men eg trúgvi ikki at danur sett seg so nógv ímóti tí h og orsøki lat vit halda at tað í javnaðarflokkinum tað er tí sjálvandi kuldu vit fyrst og fremst vita hvat hendir okkara loftrúmi áðrenn onnur vita tað sum vit fara eitt sindur aftur í tí tá evdi hon radhairra fyrr so vistu e kanska onnur kanska danska forfardsministeriu og usaog kanska stóra bredlandi natu hvat hendi føroyskum loftrúmimum vit í føroyum vistu ikki tað halda vit ikki rætt og tí er tað upplagt at føroyar sjálvi umsita hendan radaran og tað ber so væl sum eg havi skilt málið væl til

visu vit fara aftur í søguna so er tað soleiðis at danmark aftur í nítjan hundrað og hálvtrýssunum einaferð gjørdi eina avtalu við nato og usa uttanum føroya løgting og uttanum føroyar um at ein radar skuld setast upp ír føroyum og tað fingu vit føroyingar ikki nakra beinleiðis ávirkana tað var ikki viðgjørt í løgtinginum og tað tann avgjørnd tikin yvirhøvdið av okkum føroyingum og tað halda vit skal ikki endurtaka seg og g eg var nakað sum sum sum var ein skeivur máti at gera tað uppá men eg haldi man kann gott siga at danska stjórnin hevur kanska lært avtí og hevur verið nógv meira opin og demokratiskt í hesum sambandinum har ið danska stjórnin hevur sagt altso bæði alment og og við landsstýri at avgerðin liggur í føroyum og sum mann hyggur eftir nú setti eg sjálvur ein skrivliga fyrispurning til landsstýrismannin í mentaneiuttanríkis mentamálum fyri nøkrum vikum síðani um akkurát málsgongdina í samband við radarm har verður sagt at tað hevur verið fimm politiski fundir til donsku stjórna og føroya landsstýri frá novembur tvey túsund og nítjan og fram til til til mann fór út á tíðindafundi og segði ella almannakunngjørdi tann arktiska kasitetpakkan og fýra embætisfundir har varn er kunnað um hetta her tað sum kanska var eit sindur óheppið tað var táiðman fer út til umpolitiskari avtalu áðrenn føroyar givið endaliga svar men harumframt verður sagt heilt greitt at avgerðin liggur í føroyum og danski mynleikar blanda seg ikki uppí hvussu avgerin ur tikin í føroyum altso um tað er landsstýstekum tað er landsstýrismaðurin saman við uttanlandsnevndini undir løgtingi ella enn tá undir føroya fólk altso tað e ikki nakað sum danir yvirhøvur hava blandað seg upp í hvussu tann avgerðin verður tikin øh so avgerðin verður tikin í føroyum og vit eiga avgerðina tíbetur so er spurninguri hvussu taka vit avgerðina fyribils hevur mann valt frá meirilutanum her í løgtinginum og landsstýrinum at tað er landsstýrið sum tekur avgerðina saman við utanlandsnevndini har halda vit í javnaðarflokkinum at at tað erat finnum orsøkum heta er prinsipielt mál er eit prinsipielt mál á tann hátt ati at vit eiga altso su vit siga tað fórá aftur til tann radaran sum stóð í up í sotnfelli frá nítjan hundrað ja nær kom hann upp endaliga hjá tveyogtrýss trýogtrýss og stóð til tvey túsund og níggju so varð tað gjørt uttanum løgtingið og tað var danskir myndugleikar sum forðaði løgtingið at viðgera at løgtingið kuldi viðgera tann spurningin og nú eigur tað ikki at vera føroya landsstýrið sum noktar løgtinginumat viðgera tað tann spurningin og eg erina vísur í at tay við samtykt av løgtinginum tað ernumma eitt nummar tvey so hevur løgtingið altso undanfarni nfarnin løgting í fýra umførn samtykt at føroyar tá tað kemur til hernaraliga samgongu standa uttanveltaðar so elta so og at krígsútgerð og annað ikki skal vera í føroyum og tá i vit nú seta ein radaru upp í samstarvi við við nato so so er tað at bróta eitt sindur við tær í samtykti sum løgtingið áður hevur samtykt og tí halda vit at løgtingið eiurat taka eina nýggja avgerð um tað so tað er saman hjá javnaðarflokkinum at vit eru faktisk rættiliga positivt sinnað yvir at seta radara upp í føroyum at vit eiga sjálvur kanska at umsita radaran men eisini at løgtingið eigur at taka endaliga avgerðina
takk fyri harra formaður ja takk støður tú viðmerkingar
biljistinusen tan fyrsta ger so væltakk fyri harra formaður nú var aksel johannesen løgmaður í undanfarnu samgongu og tá kom ein fyrispurningur frá donsku stjórnini um føroyingar vildu vera við í fyrireikingum til arktiska kapasitetspakkan og føroyingar vóru avvísandi yvir fyri tí hvør var orsøkin til tað og hvussu viðgjørdi mann tað í landsstýrinum og hví spurdi mann kanska ikki løgtingið eftir longu tá um vit skuldu vera við í hesum og og kann tað hava verið signal til donsku stjórni um tað at føroyingar kanska a ikki t hava áhuga í hesum málinum og og tað hevur kanska gjørt at danska stjórnin hevur hevur arbeitt uttan um føroyingar inntil tvey túsun og nítjan
tegismálunum
jatakk ger so væl aksulsu joansen nú kal eg lastaeitt sidur eftir tá mann sendir tú ynskt røðarapalli hat mann sigur teimsum man minnist skeivt hetta er nøkur ári síðani so eg veit ikk g minist orðarætt men men eg var ikki partur av samskiftium sum løgmaður ta va ikki samskifti millum løgmann og statsministara ella danska ststjórnina tað var ímillum uttanríksministeri í danmark og uttan og okkara uttanríkismálara og tað var ein arbeiðsbólet um arktiskan politikk minnist meg yvirskipað ein arktiskan politikk danskan politikk í arktis og vissu eg minnist rætt so helt tann lanstýrismaðurin sæð tá at vit átu at okara egnan politikk í arktis og tí kanska ikkivildu var við í tí arbeiðsfólkinum um orða tann politikkin radarin er komin upp seinni eg veit tat væt tað ver lagt fram eina ferð at arbeiði í minikit akkurát hvat árð tað var aftu nakað áðrenn tvey túsnd og nítjan í tí arbeiði stóð millum annað at man átti a hava ein ein arktiskan kapasitetspakka tá teg komu til verjumál men tað er ikki verið í nakað samband millum landsstýrið táverðat landsstýrið og donsku stjórnina fyrr enn tá og so kom ta fyrstu ferð í tí spurninginum jensa rana hevur svarað á embatsmannastigi beinleiðis áheitan úr danmark í novembur
und og nítjan
jatakk soørta bjarni hammerrn viðmerking ger suvæl takk fyri harra formaður sum aksel v johannesen vísti á so ber tað ikki til at at eitt nú hernara flogfór eitlanastað kunna sníkja seg forbí í føroyum tí at tt tí til følduvís er eitt op har sum ger at mann ikki sægur radaranum tí eri eg eisini samdur í tí at tað kann faktiskt haldi eg ikki ganga nóg skjótt at at radar verður settur upp soleiðis at okur fáa lukka tað holið soleiðis at okur fáa eisini víst at okur eru partur av av tí heiminum og vesturheiminum sum kussu royna saman
tann berandi við takk fyri at formaður
jatakk ger so vælsælsu johanesen ja tað eg eri samdur bjarna bjarna hammer men men tað er tað er eingin av okkum haldi meg eg eri hvussur ikki eg hadi kki akað annað inni her heldur er serfrøðingur á økinum tá tað kemur nú kríggji og annað øh og tað vevðu oftan sagt at ein radari um og kríggj varð gjørdist sot bumbumál men samstundis verður vussu sagt áv serfrøðingum sum eg havi hoyrt útalas si siga eisini men ókey men hevur mann ein radara so er minni mølikataveralig kríggj tí at tað kannmann síggja hervnaraflogfør um teir koma inn í títt loftrúm og tí torð man kanskaikki koma inn tí at mamntier fyri at tey verða skotið niður um tey koma ólógliga inn í et loftrúm í ein rígsstøgu so framvegis men tað er ikki serfrøðigar innanfyri men rá øll umstøðunu tá ið vit er ein partur av nato og natu er tað sum verjir okkum um tað ringasta hendir so mugu vit eisini vera vera atso spæla við ella eri eg bangin fyri at føroyar vildi
koma í ringt ljós ja
takk so er tað pjarni kárason petersen sur viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ja eg undirritað hevur eisini skilt ta skilt ella sama útlegging onkursvegna sum aksele johannesen umtalaði hetta her við hvat uttanríksmálaráðið fekk at vita tá tá var tað hetta her við hesaher arktisku felags arktisku strategiuna sum eg haldi at undanfarni uttanríkismállaráðrin var var skeptiskur og avvýsandi yvir fyri tað var ikki nakað við ein hernarligan kapasitetspakka ella ella ein radara so sum sum eg havi skilt tað annars taki eg undir við tí sum akseli johannesen sigur við at tað er nokk so grundleggjandi serliga tí at vit av ofta hava samtykt her á tingi einmælt at vit skulu halda okkum uttanveltaðu so framvegis tí er tað ein priprinsipiellur spurningur og í mun til hendan er hetta her kanska mann kallata tilboðið úr danmark har er framsókn í øllum førum har at vit mugu seta nakrar treytir tað er ikki soleiðis at mann kemur við nøkrum hálv lunkaðum ynskjum sum samsinlís ikki verða gingin at møtu men har hugsi eg kanska at javnaðarflokkurin kundi veri eitt sindur greiðari um hvat tað merkir at mann setir fram ynskir altso visu danskur stjórniriu
si nei hvat ger mann so takk fyri ja takk ger so
ælaksoli lasum johannesen ja til tað fyrsta fyrstusum sum bjarni káradson petersen kom inn á tann spurningin biljustinusen spurdi spurdi inn til við tí fyrrivarini soleiðis sumeg minnist hað men tað var ein arbeiðsbólkur og ger ein arktiska apolitikk fyri danska kongarøðingi og tað itt sindur undarligt at fara niðan løgtingið at fingið loyvi til um hann kuldi vera við ella ikki við í einum arbeiðsbólki at gera í politikk altso tað haldi eg ikki í ordiligani eru tað rætta fyri far løgtingi at spyrja spyrja um til tað seinna so er hetta aftur eftir her nú er eg standavið á tingsins røðrarpalli at javnaðarflokkuri hevur givið eivt svar eisini uttanlantsnevndini vit sita til landsstýrismannin um hvat vit halda hvørjar treytir skuldu vera í sambandi við við at siga tá man gevura svar til danmarkar usso e indur sindur varin við júst at siga kann vit hava skrivað í tí svarinum men tað er eingin ivi um øhtað at javnaðarflokurn heldur at vit skulu
sjálvi umsitaraddararnar og eg haldi eisini tað ber til
ja formaður eg hugsaði mær at spyrja akstur vilhjálmssøgnir johannesen johannesen er fyrrverandi løgmaður og núverandi formaður í í størsta andstøðuflokkinum nær fekk hann at vita um hesa avgerðina um at seta radar upp í føroyum og hvussu fekk hann at vita um hana sum sum føroyskt valdur nøgtingsður hvar hoyrdi hann fyrstu ferð um at nú skuldi ein radarur setast upp í føroyum og tann avgerðin at tann avtalin varð gjørd við við nato
og kanska særlj usa
ja tað gert tú væl ert til tey sum jannesenja tað er ein góður spurningur um eg veit ikki minnist rættøkniheitan men eg haldi at eg hevði hoyrt tað soleiðis so áðrenn áðrenn tíðindafundur var niðri í danmark um at rætarin at mann hevði ætlanissøgd rættar upp í føroyum men tað var ikki umvegis altso at landsstýrið verður uttanstevnuni tað var ikki men eg hevði hoyrt tað soleiðis so í onkrum króki at tað var nakað sum sum var ætlanin júst hvar hvar hevði eg hoyrt
tað eg eri sjálvt vísur í ja takk so
fer næstur at røða jaspur langaad ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er spurningurin um eftirlitsradarin skuldi avgerðin her skal takast í løgtinginum ella um tað skal takast saman við landsstýrismanninum í uttanlandsnevndini eg kundi hugsað mær at byrjað við at siga at nú hevi tað verið soleiðis at hetta málið hevur koyrt eina tíð og landsstýrismaðurin kom fyrst í desembur til hoyringar utlandsnevndini í hesum málinum og hann fekk svarð aftur soleiðis februar enn tveir tríggjar mánaður seinni tað kanska longri e mann ætlaði men tað varu nakrar umsøkur sum gjørdi at tað tók ta tíð eg haldi tað gleðiliga í øllum hesum er at eg haldi tað er nokk so full semja í øllum løgtinginum í øllum flokkunum at tað er neyðugt hjá okkum at hava ein slíkan radara og tá ið mann kann siga tá ið tað er útgangsstøði so kann tað virka eitt sindur løgi at mann skal fara inn og bróta tað sum stýrisskipanin
igur um eg kann formansloyvi kann lesa hvat hvat stendir har gersæluttanandshendin gevur landsstýrinum tilráðingar uttanspurningum sambært grein fýraoghálvtrýss stýrisskipaninar lógini áðrenn avgerðir ið hava stóran uttanuttanlandspolitiskan týdning verða tiknar og gevur annars løgtinginum tilmæli í øllum uttanlands marknaðaog verjumálum eisini um viðurskifti við danmark innihaldi í ráðførsluni er flestu førum loyniligt tað vildi siga at sum tað liggur nú so verður tað soleiðis at tað er uttanlandsnevndin sum skal verða hoyrd og uttanansnevndin skal geva landsstýrismanninum eina tilsøgn var tað ein øgiliga stór ósemja inni í tinginum og eisini í uttanlandsnevndini um hetta málið so haldi eg tað hevði verið skilagott kanska at mann fór inn her og diskuterað skuldi hetta vera møguleiki men eg haldi tað virkar øgiligani fjart frá mínum hugaheimi at fara inn og brúka løgtingið til hetta her tá ið uttanlandsnevndin hevur tær heimildir sum skulu til fyri at kunna taka hesa avgerðina saman við landsstýrismanninum tað evr verið nógv frammi um um tað er soleiðis at tað eru føroyingar sum taka hsa avgerðina ella danir og har haldi eg tá ið tíðina bramsensum táverandi verjumálaráðhári segði øgiliga greitt at avgerðin liggur í føroyum og siga føroyingar nei so verður tað nei tá ið tað er sagt so haldi eg eisini tíðin í dag vísir okkum at tað er neyðugt við einum slíkum radara eg eri øgiliga harmur um at radarin bleiv tikin niður í tvey túsund og níggju eftir av verið her í eini hálvtrýss trýss ár men tað var so ein av einari orsøk at mann meinti at tað ikki var neyðugt tað var so mikið friðarligt í okkara parti av heiminum at radarin hevði sum so onga funktión til mann í dag finnur út av at tað er neyðugt við radaranum og tí haldi eg tað er er viktigt mann kann harmast um at tað sum eg komið fram í málinum er at ætlanin er at fáa radaran upp í tvey túsund og átta ta er kanska um eini seks ár at tað hevði verið skilagott um mann kundi gjørt t á funnið onkra aðra loysn men tað er so tann loysnin sum í dag fyriliggur og eg haldi tað er at gleðast um at nato hevur bjóðað seg aftur at koma inn at fáa hendan her radaran uppi og eg haldi eisini at tað er gleðiligt og vi gjørdi nógvar kanningar eisini úti millum fólk har har flestu fólk í føroyum ynskja hendan radaran og tað haldi eg er eri eg gleðiligt og tað er gott so eg haldi at hetta her eitt mál sum vendir rætt og eg haldi at vit eiga sum myndugleiki at gera so skjótt av sum gjørligt at fáa hetta málið avgreitt soleiðis at vit kunnu fáa hesi her viðurskiftina upp á plássi takk fyri ja nú veit ikki um røðarin kki filu svar uppá viðmerkingar frá hevna men her er ein
eg merki frøðhenna hoydal sger so væl
nú orsakaði eg vildi nakað seinast síðstaðni tað var bara tí at eg lurtaði bara eftir røðuni hjá jaspur í langoy men tað ger jaspur langar undir við at tað er at vera í løgtingi sum gevur tað heimelduna til at landsstýrið ger eina avtalu við onnur um at seta hernaðarútgerð upp hvørt taði tað er tað sum hendamálið snýr seg um hvørkið meira minni
takk farra formaður nei eg taki ikki undir við at tað er løgtingið sum ger ger tað eg meini at tað er ein uppgáva hjá uttanatsnevndini at gera tað og tað er tað sum landsstýrismaðurin eisini hevur fyrihildið seg til og tað sum mann hevur gjørt hetta er eitt mál sum hevur vit hava havt til hoyringar hetta er eitt mál sum vit hava vlívurað aftur til landsstýrismaðurin landstýrismannin og eg veit eisini at hann evr veið ikki alment frammi við at hann hevur eisini verið niðri og fundatsu herviðvíkjandi so at nú at farið inn at snakka um at her málið skal fara aftur í løgtingið eg dugi ikki ekki ordilga at skilja tað eg eg førilig akkara sum at koma hetti her fyrr einam hálvum árum síðan so so var tað tað tað var men eg haldi at málið liggur har sum at skúla hetta her er onkursvegna fyri mínum hugheimi bara viðvirkandi til at grugga nakað sum langt síðani í mínum
an er avgreitt takk fyri ja takk so tá kunnu vit hoyta sum fer orðið túsund væl
harra formaður eg hoyrdi nakrar viðmerkingar nir í salinum í løtuni um at ja ehtta er langt síðani avgreitt eg er ikki ósamdurí eg havi roknað við hatta málið er langt síðani avtala altso fyri meira nn meira enn ein ári síðani øhfyrst og fremst tá ið danska stjórnin gjørdi avtalu við við náto um eitn arska kapicepakka og so eg giti og tað ka landsstýrsmaðurin so váttað til afturvísa at landstýrið longu eisini tá hevur so at siða nikka til tað men tað er eisin tað sum er orsøkin til at veta lagt uppskotið fram andstøðuflokkarnar tí hóast vit ikki eu samdir um allar lutir í føroyskum uttanríkispolitikki og áhugamálunum hjá tjóðini so má tað vera grundleggjandi mál í einum nútímans samfelag at viðgera hvør tekur avgerðirnar í einum landi

um fiskiveiðaavtalur so tá ið føroyingar hava gjørt og bardusi fram til at gera fiskivenðuavtalur so eru allar tær grundleggjandi avtalurnar við ta landið sjálvandi lagdar fyri løgtingið og síðani kann landsstýrið út frá teimum teimum rammuavtalunum hvørt ár samráðast og annars tá gera broytingar í avtaluna hetta svarar til tað sama eingin her inni kann vísa mær á tað tori eg at leggja leggja høvdið á blokkin fyri at føroya løgting nakrantíð hevur samtykt at okkara land kann brúkast til hernaðurendamál og hevur ongantíð viðgjørt eina avtalu um tað og tí siga hetta uppskotið rættiliga einfalt at heitt fyr at landsstýrið um at leggja fyri løgtinginum ta grundleggjandi prinsipiellu avgerðina altso heimildina til at kunna gera avtalur um um hernaraútgerð í føroyum fyri løgtingið og hetta skal mand skal gerast áðrenn nøkur avtala verður gjørd ella undirskrivað tað er eitt púra einfalt demokratiskt prinsipp at málið so er blivið meira aktuelt ella onkur heldur fólk hava brott meining orsakað teir spentu støðuni í heiminum ja tað er møguligt men eg sigi sum skilamaðurin spenna óke elassen vit hava sjáldan verið samdur politiskt men eg haldi hann hevur verður tikið betri partar fyri síðsta árini hevur skrivað nógv gott um nógv viðurskiftir um mannarættindi og um tjóðarrættindir og hann skrivaði ta yvirskriftina nú hevu tú hugsað heim sum heild altso hvussu kannmann grundgeva fyri at verja demokrati við at taka eina ódemokratiska avgerð og tað er eina ódemokratiska avgerð vill landsstýrið altso ein landsstýrismaður sum løgmaður og uppeika tað kundi verið eg ella jaspur langaad ella kunda vera mamma mín

tað sum málið snýr seg um hvørki meira ella minni og tað lág er meg til harra formaður at bara at staðfesta og vit hava j eisini uppskoti um at yvirtaka loftrúmi at tað er jú eingin forðing fyri vil sit venda tí hinvegin tað er eingin forðing fyri at føroyingar sjálvir gera avtalurnar um hetta at føroyingar sjálvir seta ein radara upp sum bæði er ein aktivur radara sum sær altso alt sum er í loftrúmunum men eisini tekur ímóti teimum sevilu respondarum sum flogfør senda og har við eisini byggja upp førleikar í føroyum til at hava eftirlit og ræði g ábyrgd av tí sum hendir í okkara landi óðansað um teger á sjógvi á landi ella í luftini tað er eingin forðing fyri tí so langt hugskivit eru samd men tí fari eg harra formaður barar at nema eitt sindur við hví at eg haldi tðerso neyðugt at vit kunnu taka at løgtingið tekur støðu tilhetta málið tí tað er ofta sera gagnligt eg halditað ann vera upplýsandi men tað kann eisini vera hugsanar flytandi at hugsa um hvussu nógv løgin valdsviðurskifti í okkara samfelag í okkara tjóð sum vit góðtaka og trøtta niður í okkara fólk sum verða søgt tað vera ein so nevndur veruleiki hóast tað als ikki er so at vit í stóran mun framleiða og endurtaka okkurt sum ein sonevndan veruleika sum eina fortey sum vera grundarlag sum als ikki er tað vit brúka orð og hugtøk sum endurskapa eina ímynd av nøkrum valdsviðurskiftum sum sleppiki hava nakað grundarlag yvirhøvur tað er bara stirnað vald og gamalt vald sum skal fjala veruleikan og sum skal veruliat halda okkum aftur angt lnógv ár aftur í tíðini heldur enn vit spyrja er tað veruliga so og hví er tað so eg haldi at vit eiga at spyrja hvørjum einstøkum føri hví er tað soleiðis hvør hevur gjørt tð av hvør hevur samtyktað og er tað høvuð rætt tað skal vera so einaferð og tað e ikki langt síðani tá varð sagt afturog aftur her á hesum høga tingi at føroyska málið kundi ikki brúkast í skúla á kirkju og umsiting tað var ikki nakað kulturmál tað var veruleikin og fyri at haldað tykkum til veruleikan varð sagt aftur og aftur g tit muguikki for nokt tað veruleikan einaferð var løgtingið bara eitt ráðgevandi amsráð bmaðurin varð føddur formaður hn var ikki valdur hann gekk runt í sósakannu og hevði averuleikanum alt útinandi valdið í føroyum og mann segði tað var bara veruleiki it kundu ikki gera nakað við tað vit mátu fyrihalda okkum til veruleikan einaferð hilduð tað vera rætt og sagt afturaftur herr at vit og rætt til at ráða yvir yvir á okkara egna fiskimarki og fiskigrunnum tað var veruleikin søgdu landsins fremsi stovnar og fólk og einaferð var tað og tað ertaðí stóran mun enn soleiðis at kvinnur høvdu ikki rætt til somu løn sum menn og høvdu einki at gera í politikki hetta var jú veruleikin fyri athalda tykkum nú til veruleikan soleðis er tað bara sum ein náttúrulóg og einaferð tað soleiðis og tað er ta í stóran mun enn at føroyingar kundu ikki fara út í heim at taka lut millum onnur undir egnum samleik samleika við ítrótti í politiskum felagsskapum og undir merkinum tí tað havi eg bara í veruleikin og einafer var tað so og tað r a í stóran mun enn at samkynd fólk høvdu ikki rætt til somu sømdirs og onnur í hesamfelagnum tað era í stóran mun enn nei hetta var bara veruleikin hetta var so politiskt hetta var so partapolitiskt menhvat er tað fyri nakað altso í flestu frælsu londum so vit nú sigavit vilja samanbera okkum við og berjast saman við er tað so at tað at vit hava fólkaræði altso at tað er fólkið í einum landi og tað er parlamentið í einum landi sum tekur avgerð um alt sum fer framm í landinum er bara ein grundfortreyt tað erikki partapolitikkur tað er tað sum øll eru samd um meðan mann er ósamdur um høgru og vinstru og fordeilingar av politikkinum í summum londum verjims o øllum eru mannarættindi heldur ikki partapolitikkur tað a fólk hava sama rætt óansað útsjónd og høgarlit og uppruðna og kynsligan samleika og hvønn dag eru góður við tað er mannarættindi taðeriki

hví er tað ikki ein semja t vit hava um at sjálvandi er tað løgtingið sum tekur avgerð um so grundleggjandi spurningur um hvat okkara land verður brúkt til eisini í hernaðarhøpi eisini uttanrikishøpi hví góðtaka vit hata upp á haldið at soleiðis er tað bara punkt eitt vit hava ongantíð samtykt ta føroyafólk heva ongantíð samtykt tað og í hesum førinum tá vit nú koma til hesi málini um hernaðartrygdarog uttanríkspolitikk so evur farið á løgting ongantíð aksel johannesen vísti á tað tvørturímóti hevur ongantíð samtykt at nakar annar kann taka avgerðir um at seta hernaður útgerð upp í føroyum ella hvat føroyar verða brúktar til í hernaðarhøpi tvørturímóti hur løgtingið við øllum flokkum við skiftandi úrsliti men soarit egva øllum flokkum sagt at vit vilja sjálvir taka avgerð ummata her tað er ein tað er tann veruligi veruleikin úog ikki tann gjørdi veruleikin sum vit fáa trútta niður í okkum dag eftir dag eftir dag og tískil harra formaður so hevði eg vónað at allar spurningar sumkun vera reistir av tekniskum slag og øðrum sum minsta ark vóru samd um tað at sjálvandi mátað vera at fara løgting sum útvega tað heimild sum eitt landsstýri avstað úthvinandi valdið sum vit ikki sjálvi hava valt vit hava bara valt løgmannin ella ein meiriluta á tingival ti løgmannin men at eingin landsstýrismaður ella landsstýrisfólk hevur heimil til at gera slíkar avtalur sum hettar nú skal mann sjálvandi hava altíð lutfallið nú er hetta er ein hernaðurradari sum kann síggja hvat fer fram í loftsrúminum tað kann geraokum t smál tað kann eisiniat hava aðrar meira positivar avleiðingar men í hvussu so er eri sannførdur um at gera vit teimum sjálvi og taka avgerðina sjálvir so heru vit minni efta álipsmál enn frammanundan og kunnu levera tað sama sum ynskt verður nevniliga at fáa fult yvirlit og innlit í hvat hendir í okkara loftrúmim tað stendur fast men hví at vit skuldu gera ta avtalu ella lata ett landstýrisfólk gera hesa avtaluna hvat nøvust tað var onnur krígsúvgerð uttan samanbering tí tað r mutað er munur á sjálvondi men bara lat meg bara siga tað demokratiskt sæð kanna eitt landsstýrisfólk hersum sum løgmaður og peika út sum sum sum e sigur kundi veri mamma mín ella eg ella systir mín fyri ein og dag hann knduskifting út í morgin fara niður til eit annað land og siga eg taki eg taki avgerð um at seta mesilur upp í føroyum eg veit tað kann ikki tað kanniki helsta samanberast men bara demokratisk æ kann ta ta hevur hann heimild at gera tað hevur at landsstýrið heimild at gera tað ella at lata føroyar verða vera opið fyri krígsskipum sum eg veit at at til dømis har ameriku menn vilja men teir vilja gjarna gera avtaluna við okkum við stær men hevur landsstýrisfólk heimilt at gera tað avtaluna eg rokni vi til flestu løgsfólki sagt nei og tí stendur í hesum uppskotinum hetta er ein spurningur um ta prinsipiellu grundleggjandi avgerðina um hvørt at loftirinratdarar kann setast upp ella annað ella onnur hernara útgerð homa sjálvandi tann heimildin má útvegast frá føroya løgtingi sum er valt av føroya fólki og harra formaður sum minsta mark átti mannatkunna verað samdur um tað men við framsøgurøðunum higartil so havi eg ikki so er tð ikki penta á tað enn frá frásamgonguni men eg vóni at tað kann at tað kann broytast tí vit kunu eisini pentateg við og sagt hví ikki hvør er grundgevingin fyri ikki at gera

og enn einaferð vistu tú bara torar at spyrja hví hvør hevur sett hesar fortreytirnar upp sum vit góðtaka blint tað hava vit ikki gjørt onkur annar hevu gjørt tað og tær eru púra burturvið líka som burturvið tá mann segði tað at kvinnur hava ikki valrætt ella kvinnur hava iki líka løn og at mann framvegis sigur tað
munu ikki havan rætt at vera tingið ja takk eg haldi menn eru nokk so úr ela bæði á pallinum í dag men her er nakað viðmerkinar tað kann vera tey tæa menviðmerkingarnir eru hvussu
fyrst sfer tað bjørt samelsen ger sovæltakk fyri ja tað erfløvandi hoyra lítið sindur av ideologi her á tingsins røðarar palli tí at hetta er eitt mál sum vit áttu kunnað staðið saman um tað er mær ein stór gáta mann ikki ynskir at tá fólkavalda parlamentið sleppur at viðgerða um at radar skal setast upp í føroyum ella ikki serliga hava tí huga atviljin til í øllum førum ein radara har føroyingar hava ávirkan og ábyrgd er rættiliga stórur í hesum høga tingi og so blívur mann við at siga ja men vit hava eina uttanlandsnevnd og tað er skipanin og tað er gott nokk at utanlandsnevndin tekur avgerðina men er støðan ikki tann at í uttalandsnevndini sita fimm umboð fyri samgonguna bæði formaðuri og næstformaður umboðari samgonguna og tey talað vuð somu rødd sum landsstýrismaðurin og tað hava vit hoyrt at tað er ikki sama rødd sum er tann breiddin í tí fólkavalda parlamentinum hóast mann kanska kundi gjørt eina semju sum landsstýrismaðurin kundi verið errin av um
og tað kom í tingið takk fyri
ja takk ger so væl línýtaljahara formaður formliga sæð og tað er tað uttan iva fleiri sum vilja hava eina meining um er her á tingi so er tað einki í stýrisskipanalógini sum sigur tað annað enn tað at áðrenn landsstýrið tekur avgerðr av stórum uttanríkispetiskum týdningi skal hon ráðføra seg mið utanandsnevndina og so stendur í stykki tvey og tá samráðingar vi ríkismyndugleikarnar sum eg veit at landstýri hevur havt tá skal hon eisini samráðast bæði áðrenn og undir og eftir eftir gjørt ráðfesta uttansnevndina men tað merkir ikki at hon skal virka í heimildaloysi sum bara bara nevna dømi við fiskimarkinum ella fiskiveiðaavtalunum handilsavtalunum og øðrum sum formrelst sæð sambær heimafrislógini føroyingar inki hava við at gera tær eru sjálvandi grundaðar á tær samráðingar lati mær taka handsaravtalan við es hon er sjálvandi samtykt her á tingi og so samráðis landstýri ela ein felagsnevnd á hvørjum ári vit mugu hava lógarheimild at so eina útvegaða heimild frá tí fólkavalda lóggevandi tinginum løgtinginum áðrenn vit kunnu gera avtalur um slík ting sum hernamáli hana hava vit ikki hon finnust ikki tvørturímóti finna seg hvussu so r ýa íhvusu svr4 helst kanska fimm ella seks samtykr har ið ein øgiliga stórur part av løgtinginum sagt nei tað er bara fara løgting sum kann avgera um hernaðarútgerð skal sætsa upp í føroyum tað er tað vit havat haldað okkum til so formliga sæð er hetta eisini púrasta mínum tykki brot beða syrsimálalóg og alla ogallar
gyrðing og heimil til løgtingsins
jatakk so erta helgi abramsen sum en viðmerking ger so væl harra formaður tað er seytjan ár síðani løgtingið samtykti uttanríkispolitisku heimildarlógina har bleiv samtykt at landsstýrið kann gera avtalur ð við við onnur lond altso løgtingið samtykti tað tað er skipanin sum bleiv samtykt av løgtinginum tá og nú sveimar høgni hoydal øgiliga víðari í sínum sínum orðum hann kom millum annað inn á afer at at einaferð so so var tað sum bleiv sagt la trýtti løgtinginum á føroyska málið kundi ikki brúkast nú var tað ein skipan her í løgtingin visum man so stóra virðing fyri løgtinginum a tannmann á siterar onkran sum okkurt sum ikki við partur av málinum skal mann siga hvør sagt tað hvar tað bleivur sagt og og og og hvør keldan er so far eg spyrja høgna hoydal ítøkiliga hvør segði hetta her í hvørjum sambandi bleiv g sagt nær bleiv sagt og hvør er keldan eg veit tað vild i nokk svara ørgrynna altr eta er nei eg spyrji hvør og hvar
ov nær takk
hoydal gersæharra formaður til tað síðsta hjá hølga abrase hvat sskal geva trý dømir hvat tavi sagt andas samalsen fyrrverandi formaður sambandsfloksins segði tað at føroyska málið kundi ikki brúkast ví skúla og kirkju og í í umsiting keldan er útskrift av løgtingsins viðgerðum ogog nevndarviðgerð frírigur petersen sum var próstur annar og annars skrivaði nakrar góðar hansar helt tað sama og tað var til tir hildið tað at føroyska málið var ov lítið til at kunna bera einai nútímasmentan og tað sama segði søgdu teir ymsu amtmenninir sum vóru formenni her í tinginum ikki valdir tað vórðu upppakart formenninr áðrnníjanar rýogtjúgu og tær søgdu tað fyrðasti ferð og søgdu nei nei nei tað varu kanska meira løgtingið segði nei til føroyska málið enn tað faktiskt vóru teir donsku ráharnsótu tá og tað átti heldur abramsent vitað um hann ara hevði lisið eina søgubók og tað veit
han hevur gjørt
takk gjónu nols joensen ger sovælafyri frú forkvina ja eg haldi at høgni hoydal hevur eina góða røðu sum lýsir væl hetta málið upp á onkran máta sjálvtum eg kanska ikki haviri so aktivur í hesum málinu men at eg havi alla tíðina undrað meg á at mann ikki hevur torað at tikið málið inn í tingið fyri at gjørt hatta her tí at hetta er ein avgerð sum onnur hava tikið yvir høvdið okkum tatað erlangt síðani bestemma og og men fyri tað kann haldi eg løgtingið ella mann meini løgtingslimurin hava eina meining um hetta her og um i mann hevði kankunna tikið eina eina avgerð ág eini breiðari grundarlag tá ið mann hevði hoyrt kanska tað meinaðavi løgtingslimin tí at blíva við at kjakast um nakað sum onnur hava tikið avgerðir um tað tað er ett sindur tað tað tað tað følir eitt sindur løgið at at at skula líkasum og tí haldi eg tað var bara ein viðmerking til til røðuna at mann blívur í spyrraður at at at mann fórbígongur
sær trý hundrað í løgtingslimunar í í hesum málum ger eitt sindur spellandi takk fyri
khøgnihoydal gersæja eg fegin m hasa iðmerkjana frá frá jónunols joensen tí atskulu vit verða skul vera púra ærlig altso tjóðveldi hevði livað væl við lat endiliga vara landsstýrið ennanfyri trumla løgtingiðo niður so kulu vit standa rópa har hygg hussu o hygga hussu tað er ogsovíðari visi vistimann heldur at politikkur skal fyriganga up á tann mátan men tað er ikitað vit gera her vit hava saman við javnaðarflokkinum og framsókn og vit vónaðu eisini at onkur í samgonguni var við lagt hetta fram soleiðis at løgtingið kann taka eina avgerð væl vitandi at eg rokni við ein sórur parta av løgtinginum serða stí landstýrið situr nú onkursvegna bara legga hesi undir tar avgeðinm sum tikin her men so er tað hvussu verðið viðgjørt her so skuldu vit bara hugsa reint egoistisk partapolitisi so høvdu vit sagt ja men lat lat teir bara og so kundu eg staði og skelda á enum trappsteini tað e ikk tað vat vilja tí atta etta er akkurátsum øll hini málinumhar mann sagt tað er bara veruleikin eghadi jakubvestegard segði tað jamen danir bestemma nei vit hava ongantíð samtykt tað vit hava ongantíð samtykt tað og vit kunnu væltaka hetta málið egnar hendir tað er tað sum málið snýr seg um og eg veit at landstýrismaðurin á á økinum sum eg veit ikihvat hvat hent viðhintá var lansstýrismaður um hann hví hann legði seg undir kjúrtufaldið á døgunum hannð

andreas heintjørsválvilja frá forskúla eg má siga tað at tað er sum tað plagar at vera tá mann hoyrir høgnum hoyvdatal tað er ein øgiligt veingjabreiði og tað er ein tað er ein øgilig flúgving runt umkring við við yvirordnaðum reglum og hvat veit eg altso við høgnum hoyvdatal ikki galdandi reglur at vit hava eina stýrismarlóg sum sigur tað í ppv. fýraogtýkis stykki tvey at í týdningarmiknumálum í samráðingum í danmark og føroyar skal mann ráðføra seg við eina nevnd valda løgting sum eitur uttaníkisnevndina og hvat er galið við tí uttanlandsnevndin og sum ein spurning afturat hvat gongur høgni heital innfyri meinar høgni heital at føroyar eru partur av vesturheiminum tað er fyrst spurningur næstspurningur er høgni heital
yrja sennir rætur upp í føroyum takk fyri at fáa
geseg skal hava trýss spurningarnar fyrst ja tjóðveldi k at melda tað greitt út tá stendur eisini okkara uppskot við kristian hey verligur á i vat viðgjørd í loftrúmið at vit taka undir við við senna rættarup føroyu vit gera hann sjálvi og gera sjálvu avtaluna við tey londini skuldu brúka tað og at føroyar eru fastur á partur a vesturheiminum tað er næstan tað er næstan bara tað er tað e næstan bara ein ein banalur staðfesti sjálvandi er við tað og havi heldur onkantíðveri ð nakað annað eg vitik hør hevr funnið upp á hinar myndirnar e haldi tað er gomu propagandar frá onkrum sum kristan andreasen kennir nokk so væl sum plagdi at skriva í daglagnum og gera øll bangin fyri fyri øllum men hin spurningurin eg nú fær hristi andreas at svara meg vónaði taðtekur orðið hvar stendur tað í suðskipanalógini at landsstýrið hevur eimild tia at gera avtalur um hernaramál altso um at seta hernara útgerð up í føroyum t e tað er væl soleiðis tað r æl soleiðis at mann kundi vent tí vist mann eisini við sínari løgfrøðislig bakgrund vildi bart fyri teimum føroysku rættindum g ikki bara altíð keypa hesar sum eg segði hesar pástandir um hetta e veruleikin tað er ikki veruleikin føroya fólk hevir ongantíð samtykta løgtingið ongantíð samtykta og so serliga ikki fólkaflokkurin tí eg kann gott enn einaferð útskriva uppskotini hjá fólkaflokkinum upp gjøgnum sekstiáruni í sjeytiáruni viðpakun djurhuusa odda har hann staðiliga segði tað at eingin hevur heimild uttan um løgtingið
at seta ein radar upp í føroyum ella seta útgerð upp í føroyum og tað veit ikki hann andreas hvussu hann tímir at lesa tað nei takk at okkurt er farið langt
síðan er ta bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina og takk til eina eina hugsjónarliga røðu frá høgna hoydal eg eri rættiliga samdir í nógva tíð sum hann førir fram tað blívur eitt sindur sum at halda fólki uppi við práti nú tá ið mann diskuterar hesa her heimildirnar hjá uttanlandsnevndina heimildina hjá landsstýrismanninum tað sum mann gloymir er at forroldið millum føroyar og danmark eru ikki fólkarættur tað eru ikki samráðingar millum tvey lond tað er statrættur tí blívur tað púra meiningsleyst at tosa um hesar heimildirnar í mun til onnur lond tí at træ í eygunum á danmark og tað lógarskipan sum danmark hevur so eru vit ein oyndarstatur tað var ikki fyrr enn frderekt carle hott segði einaferð eg veitiki um tað var trýssunum el hálvfjerðsunum at at oyndarstaturin ella ríkiseinheitin var ikkiá passandi heiti fyri fyri ta fyri ta skipanina sum vit hava hann heldu at tað kundi vera meira inkluderandi við at siga ríkisfelagsskapur men tað tá meinti hann við at vit eru trý ymisk fólk men

rnhoydal gersæja eg eri so sára samdur viðbjarna kárason ppetersen og vit kuu bra taka eit hug takið ríkisfelagsskapur sum bæði her á tingi í fjølmiðlum verða endurtikin sum ein veruleiki altso ein felagsskapur kann bara verða galdandi millum sjálvstøður og javnar partar tað eru tað ikki her so tað er eisini bara tað sum an kalar fyri ein v fyri t mis ein penumskriving av nøkrum øðrum men hetta við at danmark er bara at viggjaa statsar tað passar men høvdu vit góðtikið ð tað tí tað sum royndi siga øv høvdu vit góðtikið tav gjøgnum tíðirnar so høvu vit ikki kunnað gjørt fiskivanðjaavtalur í dag ikki avtalur við es tí at í heimastýrlógnum stendur tað ertað er danskt mál danmark hevur ræði stendu á heimatýráslógini á uttanríkis og øllum viðurskiftum um heiminum so bara tí vit hava trossað tað og sagt nei vit góðtaka ikki hasa útgávuna í veruleikanum vit skapa tað sum vit halda vera rætt tá hava vit flutt okkum tog tað er tí eg nevni málið og kiog handelsavtalurnar vissu vtrúufól krisa andreassen tað sum han sigur í dag so høvdu vit enn sitað í aftr nj hunraðog átaogfjøruti og ikki havt ræðið á nøkrum sum helst uttan tái vit yvirtóku jernbanirni sum verða sum var á málsøkin
í í heimasýslum
takk yri gerso væl takk fyri fri forkvinna høgni hoydal heldur lítið um tað at vera landsstýrisfólk hann sigur teg bara onkur tilvildarligur sum tað kundi verið tað saman viri mamma hansara ella systir hansara sum stóður tók avgerðir vegna alt føroya fólk tað virka sum umum høgnu hoydal eg slepki klár yvir at eitt landsstýrisfólk er ikki bara ein familjulimur hjá onkrum men virkar undir ábyrgd landsstýrismanna er undir eftirlitið av løgtinginum og vissu í viðkomandi ikki førir tann politikkin sum meirilutin í løgtinginum ynskir at hann skal føra so verður hann koyrdur frá tað vil siga at tað sum landsstýrið ger í einum hvørjum máli tað er blástemplað úr løgtinginum annars fær viðkomandi fótin soeis nær virkar okkara skipan og tað er ein
funn
gesfrú forkvina fyr ta fyrsta báma mín eriki tilvildarlig og heldur ikki skystir mín eg sigi bara tað at tað at landstýrisfólk er ikki fólkavalt tað er ein persónur sum ein løgmaður hann verður valdur á løgtinginum ella ein meiriluta og hanska nættum sum biljostinin sigur standandi svars yvirfyri løgv hann e bara ein tænari hjá fólkinum o tænarst u løgtinginu men landsstýrisfólk hava lyndi til og serliga havi at sagt við hendan landstýrismannin at taka sær vald sum tey ikki hava til dømis av samráðast við danir um at radara utan at hava ráðført seg við við utanansnendini at tann avgerðin tikisn árenn og eg kan bara taka tað dømis vit høvdu utanansleni í morgun tað er iki tað er ikki hemmiliga heit útí har vit viðgjørdu eina nýggja es granskingarskrá ein avtala sum her gjørd við es um gransking hví skuldi hon fyri løgtingið e núskal úhygi eppá kisti andreasen hví skuldi hon fyri løgtingið men ikki eina avtalu mær radara kann nakað forklára mær tað kann nakað forklára mær tað jú tað er eisini uttanvíkspolitikkur tað er tað r tað er líkamikið ella hvat við fiskivannuavtalum ella hvat við øðrum avtalum onkur nevndi uttanvíkis heimindarlógina hví skuldi tað fyri løgtingið visti eg má tulka helaupá tykkara máta við ann landsstýrismaður bar a gera tað og viðsu mann kki nøgdur við hann koyri manna frá nei mann far hannikki frá tí hann hann er vardur av sekstan ella sekstan fólki her á tingi so hatta e nakað fjass og valdsmessan hjá landstýrisfólki er nógv nógv for stór hon verður mis
sprøk hvønn einasta dag og eisini í hesum málinum ja vit takka fyri tað er ikki góður siður at svara til niðri frá salinum og sløkkja av fremsta rekkju mann kann biðja um orðið vissu mann ynskir at gera viðmerkingar til hetta málið tá næstu
arøða ver billijustinussen ger sovælja takk fyri frú forkvina eg haldi eg fari at byrja við tjóðveldið og eg má siga akurt mær eg skilji ikki ordiliga at at javnaðarflokkurin tímir at vera partur av hesum uppskotinum og og framsókn tað sama øh tí nú vit hava viðgjørt hetta her raddarmálið í longri so so hevur mann havt høvið til at kaga aftur í gamlar frágreiðingar bæði svørtu bók og reyðibók og har tað áhugavert at lesa um tjóðveldið tí tað er soleiðisnar at tjóðveldið bleiv nokk so væl viðgjørt í teimum bókunum og teirra leiklutur og analiseraður av útlendskum myndugleikum bæði av russarum og amerikanarum og dønum og eitt sum var yvirskipað sagt um tjóðveldið tað var at tjóðveldið dugdi øgiliga væl at útnytta eina sovorðna støðu sum radaramálið var síðstu hálvtrýssunum til at øsa fólk upp í føroyum ímóti dønum og skaffa sær sjálvum undirtøku skaffa sær sjálvum politisk poang og eg má siga tað at nú vit sita her trýss ár seinni so so er ikki so øgiliga nógv broytt støðan er akkurát tann sama tjóðveldið brúkar hetta málið sum er eitt álvartmál sum snýr seg um trygdina hjá okkum hesir seinastu fjúrtan dagarnir hava veruliga undirstrikað við stórum bókstavum hvussu týdningarmikið tað er at vera partur av trygdarpolitiskum alliansum og allíkavæl so brúkar tjóðveldið alla sína orku upp á at øsa føroyingar upp móti dønum eg haldi tað er sera óvirðiligt men eisini áhugavert at seta tað inn í ein eitt søguligt perspektiv og eg skilji ikki at javnaðarflokkurin tímir at ein partur av hesum mátanum hjá tjóðveldinum at misbrúka hetta málið um radara øtað sum hetta uppskotið leggur upp til tað er tað at løgtingið skal viðgera málið og taka støðu og eg vil siga at grundgevingarnar hjá aksel johannesen eru tær sum eru kunnu vit siga tær mest haldføru og tær tær mest reellu og tað er tað at hann sigur at løgtingið hevur haldi hann segði í fýra umførum samtykt at vit skulu ikki gerast partur av nøkrum hernaðarligum virksemi men tá haldi aksel johannesen gloymir at vit allíkavæl hava havt serligar umstøður og vit hava eisini í teimum málum sum serliga tjóðveldið hevur lagt fram í í hesum vælskeiðnum um yvirtøka av loftrúmunum og yvirtøku og og eisini eitt eitt mál um at vit skulu sjálvur taka støður til at taher íð radaranum so hava vit havt innkallingar og har hava vit havt fingið áhugaverdar hoyringar í millum annað ein av teimum sum hevurhevur verið rithøvundur til hesar her bøkurnar sum reyðir bók og svartibók

nú nú nú misti eg tað burtur jú at hesar her hernaðar samtiknar tær vóru gjørdar beint í øsingini av onkrum altso beint í øsingina av at millum annað at føroyingar høvdu tikið støðu til at seta radar upp og tí nevndi hann at løgtingið fyri at kyrra øsingina hevði gjørt samtykt um at mann frameftir skuldi uppføra seg øðrvísi tað vil siga at eftir eftir samtykti sum eru gjørdar í ein ein einari bestemtari tíð undir einari bestemtari evefori um vit so kundu kalla í føroyska samfelagnum og mann má eisini síggja tær samtyktnar í tí ljósinum men tann seinasta veruliga trygdarpolitiska semjan um vit kunnu kalla tað soleiðisnar sum er gjørd í føroyum tað er tann sum bleiv gjørd í tvey túsund og fimm og har stendur ati landsstýrið tryggjar sær fult innlit og hetta er løgtingið sum hevur samtykt hetta og hetta er tað grundarlagið sum eg haldi at jenisa rana hevur ait virka út frá og at vit sum løgting hava virkað út frá har stendur oghetta er løgtingið sum hevur samtykta at landsstýrið tryggja sær fult innlit í trygdarpolitisk mál viðvíkjandi føroyum og virkar fyri at føroyski myndugleikar á avgerandi hátt luttaka í øllum avgerðatilgongdum hesum viðvíkjandi hetta er millum annað tað sum hendir í dag at vit fáa fult innlit í trygdarpolitisk viðurskifti og so stendur at viðgerð landsstýrisins av trygdarpolitiskum málum skal vísa mesta umhugsin fyri trygd landsins og vælferð fólksins og samskiftir landsstýrið við uttanlandsnevnd løgtingsins í týdningarmiklum málum hesum viðvíkjandi aftur har verður tað staðfest sum løgtingið eisini hevur staðfest í stýrisskipanarlógini at av trygdarpolitiskum orsøkum og av orsøkum sum hava við áhugamál føroyingar at gera so er tað ikki skilagott at vit hava opnar debattir í løgtinginum um sensitiv øki sum hetta her kann vera og tað kunnu vera øll møgulig viðurskifti sum eru til viðgerðar í samband við eina sovorðna tilgongd og tí hevur mann mett tey sum hava gjørt stýrisskipanina og tað er paralelt við øll onnur lond mann mett tað fyri at fyri at tryggja landinum tey bestu úrslitini og tær bestu samráðingartilgongdirnar og fyri at mótpartir eventuellir mótpartar ikki skulu hoyra hvat politikarar í einum landi meina um sensitiv viðurskifti so hevur mann so hevur mann lagt sovorðni mál í lukkarúm afturlatin rúm sum í hesum førum er uttanlandsnevndin so løgtingið er umboðað av uttanlandsnevndini og tað hevur stýrisskipanarlógin ásett og tað hav vit eisini samtykt tá jóns eidersgaard var løgmaður í tvey túsund og fimm at tað er soleiðis nær vit gera og tí er tað haldi eg beinleiðis óbúgvi at vit tora at risikera at viðgera sovorðni viðurskifti opið og alment í føroyska parlamentunum tí at tað gera okkum sárbar og tað ger at onkur sum kanska ikki vil okkum væl tað er møguligt at onkur sovorðin finst kann brúka okkurt av tí sum verður sagt tað haldi at vit skulu ansa øgiliga væl eftir altso teir seinastu fjúrtan dagarnir hava víst hvussu skynklugt i tilveran er hvussu álit sum eru bygd upp ígjøgnum áratíggju kunnu vera smildraðis sundur eftir einum degi tá ið vit hava sæð stórveldið russland ganga frá øllum avtalum og frá frá øllum morali øllum øllum sansi fyri fornuft og liggja ov smildrað næststørsta landið í europa sundur tað eigur at fortelja okkum tað at vit mugu standa saman og eisini virða tað at vit eiga at kunna viðgera sovorðni mál p á sama máta sum onnur gera tað uttan at hanga alt út á

fari egeitt sindur síðuspor men mann e tosað um at tað at vit seta ein radara upp kann vera við til at gera okkurtila bumbumál og tað er nakað sum eisini eg skrivað í hesum her bókunum sum er skrivað um kaldað kríggið meni hvussu er støðan nú ukraina tað at ukraina ikki er natolimajlimaland hevur gjørt ukraina til eitt bumbumál hjá russlandi tað at tey ikki eru partur av tí sum vit við hesum lofteftilradaranum eru partur av hevur gjørt tey til eitt bumbumál so í veruleikanum er ein lofteftirlisi radari sæð í tí ljósinum ger hann okkum til eitt nógv minni bumbumál enn vissu vit ikki seta hann upp soleiðirnar hugsi eg vit kunnu venda myndini tað er øgiliga týdningarmikið at vera partur av lendsku verjusamgonguni og tað trúgvi at bæði estlandi og lettland og litaða ásannað í dag hvussu stóran týdning tað hevur fyri tey annars høvdu tey langt síðani havt upplivað akkurát tað sama sum ukraina er verið útsett fyri nú og tað er tí at bæði finnland og svøríki eru totalt við at broyta kós í tí økinum so latið okkum vera skilagóð og sinnilig og hugsa um okkara trygd fyrst og fremst og ikki øsa alt upp í skúm og gera tað til eit mál um loysing og samband og føroyingar og danir og heimildir og annað hetta er fortýdningarmikið
til tað takk fyri
takk tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá høgn hoydal ger sovæl ja frú forkvinna kann ú lasa em en dimmalætting fj a ikki liva til fánýtis hetta minnir um oddagreinirnar í dimmalætting gjøgnum øll fimtiárini sekstaárini og sjeytiárini har mann so eisini brúkarin nú kann mann siga faktiskt vórðu send til føroyar at at at at gera karikeraðar myndir av føroyskum flokkum men lat tað nú fara aftur til spurninginsumheta málið snýr seg um hetta við at taka demokratiskar avgerðir so havi eg hort hett argumentið aftur nú sum formaðrin uttanstendin førir fram um at tað skal vera sosensitivar upplýsingar nú fari g at spyrja í bililstins mog ein spurningr umi gjarna hava greitt svar uppá tá ið danmark sendir nú nøkur fsekstan flogfør niður til póllands tá i danmark fer at samtykkja hendan her hernaðaradara sum skal vera í føroyum verður tað tá lagt fyri tað danska fólkatingið til atkvøðugreiðslur
atnýleg
takk biljustinussen ger so væl tað rokni eg við og tað hevur nógv við játtan og pengar at gera fyrst og fremst nei tað er tað ikki eg sigi rokni við tí eg veit ikki hvat verður lagt fyri fyri løgtingið nei fyri fólkatingið men veruleikin er tann at up nn hevur eitt hav á fundum hvar ið tey viðgera ting sum ikki verða
varð viðgjørd í í plenum í fólkatinginum skulu vit minna á at tað er ikki í lagi at rópa úr tingsalinum heldur ikki banna úr tingsalinum
ein viðmerking frá jaspur langoard ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað síðsta uppskotið sum vit hava til samtyktar frá tvey túsund og fýra frá jónes eitesegaard tað er í punkti nummar tvey viðgerð landsstýrisins av trygdarpolitiskum málum skal vísa mest umhugsni fyri trygd landsins og vælferði fólksins og samskiftir landsstýrið við uttanlands løgtingsins í týdningarmiklum málum hesum viðvíkjandi erde
ikki júst tað sum eg fari heint í hesum málinum
ger so væl jú frú forkvinna eg haldi at landsstýrið hevur arbeitt eftir bókini í allar hesari tilgongdini og eg haldi at vit hava givið málinum bæði ta tíð og tað umhugsni sum tað skal hava og eg føli meg rættiliga sannførdan um at at tá ið sovan fer at verða skrivað um tað so fer tað at vera ein positiv søga sum fer at skriva um hesa tilgongdina og tað støðutakan sum sum føroyar taka
ei
takk steffan klein polsen ger sovælja frú forkvina eg haldi tað er ein fín skipan vit hava við uttanlandsnevndini og nú havi eg fylt nøkrum málum sum sum eygleiðari og eg dugi ikki at síggja annað enn at tað fer øgiliga professionelt fram og og at tað eru nógv ting sum eru trúnaðir og og har eru flestu flokkar umboðaðir og hevur mann ikki sæð í sum limir so sleppur flokkurin at senda ein eygleiðari inn og tað haldi eg er ein góð og professinell skipan og og sum biljustinusen vísir á so er hetta tað sum mann blívur samdur um um á á á løgtinginum og og tað er sjálvandi pláss fyri tillagingum í í løgtingsskipanini men
eg haldi at hesin formurin er tann rættur so vit hava
k biljiostinsen gersvæja takk fyri frú forkvinna ja avgjørt altso eg eg veit ikki umtað er eitt misálit á uttanandsnevndina at løgtingið kanska ikki heldur at vit gera okkara arbeiði gott nokk men vit hava umboð úr øllum flokkum uttan framsókn og sjálvstýri í uttanandsnevndini øll árini allar samgongur ella øll vælskeiðinir frammanundan hesum so hevur jens a rana sitið í uttanandsnevndini so so langt sum eg kann minnast men eg kann ikki minnast at eg nakrantíð havi hildið at tað sum verður viðgjørt uttanlandsnevndini tað má koma í løgtingið og at vit mugu fáa alt tað vita sum gongur fyri seg har altso tað hevur tað hevur verið full full aksept av at at hann sum limir í miðflokkinum og eg sum ein annar limur í miðflokkinum at hann viðger nøkur mál inni á einum rúmi sum ikki verða viðgjørt uttan fyri tær rúmi og tað mugu vit góðtaka í politisku skipanini tað er tað sum løgtingið hevur samtykt at soleiðis skal tað vera longur frá tí at
vit samtyktu okkara stýrisskiputakk fyri tann næsti at røða verður bjarni koyra sum petersen
fyri frú forkvinna í hesum døgum tá tosar mann nógv um innformatiónskríggj síðan russisku innrásini í ukraina so hevur tað snýr seg um fyri stýrinum hjá blatumær putum at sannføra russara um at uperatiónin í ukraina er lítil og uttan týdning og at russarar ikki lata lív fyri hettar her og at alt gongur sum tað skal á hinari síðuni roynir volotomercilendsku at fáa sympatiina frá restina av teimum vesturlendsku demokratisku londunum til at sýna stuðul og vísa stuðul og generelt stuðla ukraina í kampinum ímóti russlandi tað snýr seg um informatión og tað snýr seg um forteljing hvussu er útleggingin av einum máli tað er altavgerandi fyri hvønn veg fólkið vendir sær tá ið mann skal taka støðu er so forharmar um egentiliga at heta her málið er komi har til sum tað er tað er ein spurningur um at ákæra hvønn annan fyri at vera potunistar tað snýr seg um at ákæra fólk um at verða send í býin fyri danskt yvirvald og eg kundi hildið áfram tað sum eg haldi er ordiliga keðiligt er at tað sær út til í øllum førum at vera ein ávís semja í tinginum um ein lægstan felagsnevnara sum er at mann hevur tørv á ein radara um mann hevur tørv á tað fyri trygdina fyri vestureim eg eri ikki so sannførdur um at radarin sum skal setast upp er fyri okkara egnu verju og trygd í øllum førum øgiliga lítið í tí stóra heilaga men tað merkir ikki at vit ikki at eiga okkara lut í at vera við í tí trygdarsamstarvinum sum vit einaferð nú eru partur av tað sum eg havi tað ófatiliga trupult við tað er tað at hetta her málið bleiv tikið úr skeivum enda fórbyrjan om mann fær ikki útit tann veruliga politiska viljan her á tingi eg havi ein illgruna um og eg hopi eg farið skeivur at nato hevur sent donsku stjørnini í býin at orðna hetta her við lofteftirlits radaranum partvíst tí at tey skulu liva upp til sínar skyldur í natosamstarvinum sum danmark er veri ein ræðuliga angaskeraðr partur av bæði afganustan í irak og so framvegis og síðani hevur danskastjórnin sent nøkur fólk í býin her í føroyum at fáa føroyingar at kíka hetta her danska tilboðið um ein lofteftirlit rádarum lat meg siga beinanvegin at sum eg segði áðni at radarin hevur týdning men mann snakkar nógv um at vit skulu taka ábyrgd og at tað at siga ja til hendan hevr radarin t er at taka ábyrgd og at vera ein partur av vesturhoyminum tað haldi eg er nakað sum fyrstarí og eg haldi ta er nakað fjass eg haldi tað at vissu man vil føroyum tað besta so má mann blíva samdur um at føroyar rekur ein uttanríkispolitikk til frama fyri føroysk áhugamál og tá ið vit eru lítið geografiskt avskorð land upp á fýraoghálvtrýss túsund g íbúgvar so hevur mænn ikki serliga nógv vald a rutta við men beint nú hevur mann tað er eitt ynski frá natosamstarvinum um at fáa ein radar upp í føroyum og tað haldi eg at vit kunnu gott geva við nøkrum treytum og tað er ein treyt tað er at gera tað sum bára stein nielsen løgmaður millum annað hevur sagt og sjúgr skoli á fólkatingi og edmund joensen á fólkatingi at mann tekur ábyrgd tað er tí at vit í framsókn hava sagt alla tíðina vit siga treytað ja til radaran men tað krevur at føroyar og føroyski myndugleikar hava ræðisrætt yvir radaranum og bestemma onkursvegna hvør linja er her í føroyum hvørjum trygdar og verjupolitikki viðvíkur hóast tað formelt sæð er danskt málsøki tað haldi eg eisini at tað onkursvegna er eina ávísa meirilutin fyri eg haldi bara at mann í í við tí málinum um at vilja onkursvegna skumpað hetta her ígjøgnum at fáa tað avgreitt so tað ikki eru eitt politiskt mál man kann brúka til sína egna fyrimun alt eftirhvørjum flokki mann er í so skal mann fáa hetta her av borðinum sum skjótast soleiðis at vit kunnu koma víðari tað er soleiðis a eg føli at summir samgongulimir hava tað og tað er ordiliga keðiligt tá i eg havi eina sovoðna fatan av at mann kundi funnið eina semju sum var til frama fyri tað ið ynskini sum danmark hevur tey ynskini sum nato hevur og tey ynskini sum føroyar hevur og tey ynskini sum føroyar hevur gangið út frá um egikki fara eilt skeivur tí at eg havi hoyrt tat bæði andstøðu og samgongu tað er tað at at politiska skipanin í føroyum tekur meira ábyrgd tað merkir eisini at mann megkan skera seg meira í trygdarog verðupolitiskum málum men tað merkir ikki bara at mann bara skal hava meir innilit ella vera kunnaður tað er eisini ein spurningur um at taka aktivan lut og takar nakar aktivar avgerðir rundan um trygdarog verjupolitikk í føroyum tað bjóði eg vælkomin trupulleikin fyri mær er at hetta er nakað sum bleiv gjørt uttanum føroyskar myndugleikar altso tann arktiski kapasitetspakkin løgtingið fekk frænur av tí ein tíðindaskrivi frá frá politisku flokkunum í danmark og síðani hevur tað verið eini herdigur kampur um at fáa hetta her gjørt uttanum tað føroyska løgtingið ella føroyska tingið og tað havi eg trupult við at skilja tað er onkursvegna tað gevur onkra ábending um at antin er má bangin fyri at tað fellur og mann ikki fara útint tað sum mann antin sjálvur vil ella er settur til at gera av onkrum øh ella er tað tað at mann følir bara at nei men hetta er ikki nakað sum løgtingið skal taka sær av men tað haldi eg tað er eg haldi at hetta er ein so prinsipiella avgerð serliga tí at løgtingið í fleiri umførum hevur samtykt einmælt at mann vil halda seg uttanveltaðan í trygdarverjupolitiskum málum at nú ganga vit íómóti ta linjuna og tað kann ikki bara standa upp á hvat eitt einstakt landsstýrið hevur í hug at gera nú bróta vit eina linju sum vit hava sett ígjøgnum ár tíggju tað krevur at mann demokratiskt tekra avgerð um at gera nakað annað enn hvat mann hevur áðrenn tí haldi eg at tað er so prinsipielt at mann koyrir tað í løgtingi eg havi skrivað upp og niður í tvey ár um hendan vælsignaða radaran og eg eg eg vildi helst koma við eina røðu sum var onkursvegna konstruktiv tí at eg orki ikki at fara detta niður í heta her innformatiónskríggið sum er ímillum partarnar men eg eri sannførdur um at vissu vit meina tað tá vit siga at vit vilja taka ábyrgd av egnum viðurskiftum og at vit vilja vera ein partur av heiminum ella ein partur av vesturheiminum sum onkur sigur jamen lat okkum so gera tað lat okkum fara til samráðingar við donsku stjórna og siga vit eru við í hesum her prosjektinum vit eru við um verjuna av vesturheiminum men tað skal gerast upp á okkara treytir og hon er millum annað at vit hava ræðisrætt á radaranum ogvit hava vit eru tey sum koma á rekahann og hvera undir føroyskum myndugleikum og so framvegis fyri tað fyrsta so er tað gott fyri føroyar tí at nú taka vit ábyrgd úteftir løgmaður vir tosað um at vit skuldu taka ábyrgd serliga nú undir kreppuni í ukraina og so framvegis tí hevur mann gjørt við flóttafólkunum mann tekur ábyrgd nakað sum var óhugsandi fyri eini seks árum síðani tí at manðn vil vera ein partur av altjóða samfelagnum vistu vit vit taka veruliga ábyrgd av hesum her radaranum so siga vit a at vit eru ein partur av heiminum og at vit vilja taka lut í tí samstarvi sum er millum partarnar á altjóða pallinum hitt er tað at vit fáa eitt størri innlit og vera meira búgvin politiskt til at taka støðu í verju ogtrygdarpolitiskum málum og tað haldi eg við mangla tú hoyrir av orðaskiftunum sum er í dag tað eri ja fyri at siga tað pent í besta føri avmarkað innlit sum politikarar hava tá tað kemur til averjupolitikk tað sigur seg sjálvt uttanrikis verjupolitikkur hevur verið orðnarur asiatisk plass í keypmannahavn í tvey hundrað ár so tað er einki undarligt í tí

eg ætli at eg ætlaði kanska at fara niður í smálutirnar tað eitt sum eg haldi er ordiliga keðiligt eisini vissu vit fara eitt sindur burtur frá radarunum sjálvum sum eg haldi mann skal taka støðu til har í tinginum so minnist eg at sambandsflokkurin millum annað lovaði bæði upp undir fólkatingsvalið í tvey túsund og ja tað má so hava verið í nítjan haldi eg øog generelt hevurt eisini verið breið undirtøka í politisku flokkunum um at vit mugu endurskipa okkara uttanríkispolitisku heimildir at vit mugu hava meira ræðisrætt á okkara egnu uttanrikispolitisku viðurskiftir harundir eisini verjutrygdarpolitikk hóast et veita formeltsaða er dansk málsøki tað er mær ikki komin á málið har er eingin nýggj uttanríkispolitisk heimildarlóg sum gevur okkum betri atgongd til at innganga í altjóða sáttmálum at vera í altjóða felagsskapinum har sum danmark ikki er við og at gera avtalur sum ikki noyðast at vera í felag við við millum annað grønland har er eingin sovorðin nær nýskipan og tað hana høvdu vit havt tørv á ein dag sum í dag tí nú eftir øllum at døma vita vit ikki hvat fyri juritisk grundarlag vit taka avgerðir út frá onkur sipar til heimastýrislógina onkur sipar til stýrisskipanarlógina onkur sipar til fámjinsskjalið tað er eingin sum hevur álils yvir hvar heimildini hjá landstýrismannum í uttansríkismálum la taka hesa avgerðina liggur tað er eitt problem hitt er tað tann tann uttanlands nevndin sum er í í stýrisskipanarnevnm hon riggar ikki sum hon eigur hon eigur at verða moderniserað í danmark hevur mann tað sum mann kalla fyri upn og utanrikspolitisk nevn hon er bygt heilt øðrvísi enn hvat tann føroyska er og eg haldi eisini at mann mann átti at uppgraderað hana til at verið onkursvegna nútíðarhóskandi fyri tær avbjóðingarnar sum sum sum løgtingið situr við í dag nú havi eg nú eri eg ikki limur í uttanandsnevndina men eg havi sitið ha rættiliga ofta sum eygleiðari tá i vit hava viðgjørt hetta er málið og eg haldi at at at hóast tú hevur verið eitt eitt gott og upplýsandi forløp so haldi eg at hon hevur tørv á at blíva nútímansgjørd
takk fyri frú forkunnug takk
ja frú forkvinna nú sigur kkári nei bjarni kárasom petersen at tanlandsnevndin nei okur hurla hetta málið ígjøgnum men hurla tað ígjøgnum altso nú nú hava okur ymiskar uppfatarnir av tingunum at s eg havi eina uppfatar av hvat er eit hurliga mál ígjøgnum og hvat ikki taka støðu til taðeg haldi at uttanlandsnevndin hevur sitið og andft við hesun her í ríkilogmát tað er eitt kríggj starta og tað nær tað endar tað vita ikki síðan meðan uttanlandsnevndin sitið andøndir við esum her og hon er ikki komin av fetuni bjarni kárasom petersen hevði egnað seg fantastiska væl at sitið á natoborgini niðuri í brosell har hava teir sovið so tað stendur eftir eingismenninir hava boðað frá í eitt hálvt ár at tað varða galið amerikanarar nar boðað frá eittn hálvt ár atver sitið upp á drá akkrá sum bjarni kárasom petersen og uttanlats stendur í eií eitt heilt ár fyrr stilla tær
takk fyri tav eg veit ikk mumr tað heilt rættvíst ákær utanlantisnevndurnar fyri at sita upp á tráð vit staða so tingmaðurin orðaði seg
bjarni kárasom færhøvur at svara ger sovæltakk fyri frú forkvina tað er imponerandi á hennik old kláraði at hyggja í glaskúlinm og forrossíggja hvat fór at henda á markinum millum russland og okraina hálvt ára áðrenn saman við bretum og amerikanarum tað er veg sjálvandi ikki tað tað snýr seg um ja hendan tilgongdin hevur verið nú í tvey ár tað kann mann gott siga g er for leingi men tað er tí at tú hevur tveir partar sum heldur enn at royna at finna felags stev royna at finna út av hvar mann er ósamdur serliga tí at tað snýr seg um ríkisrættarligu viðurskiftini millum føroyar í danmark tað gera vit aldrin blíva samd men vit kunnu blíva samd um at vit siga jatlendaradaran treytað av at tað er undir føroyskum ræði undr føroyskum myndugleikum tað sigur javnaðarflokkurin sum hennikold er ein partur av jatil og vist tað var tað at tað ver eittbroytt parlamentarisk rundarlag fyri at gera tað jamen so hevði tað kanska ikki tikið hesi tvey árini sum hennikaold støður so nógv fyri øh tað haldi eg hevði verið ein møguleiki og tá i eg siga at tað hevur tað hvur drálað ta meini eg ikki at mann altso tá eg tað er hetta her við at mann er so ósamdur og eg haldi at tað eru partar serligu samgonguni sum royna at fáa fólk at kíka hetta málið og kroysta tíg ígjøgnum upp á sín máta og tað vil siga pp á tann mátan sum danska stjørnun vild hava tað vera
takk fyri
helga abrahamsen ger so vælharra formaður tann einogtretivinta mars tvey túsund og fýra tá legði jóans eitur skori tá vóru tær løgmaður uppskot fyri tingið uppskot til samtyktar um trygdarpolitik føroya og tað málið bleiv samtykt tann átjanda mai tvey túsund og fýra og har bleiv púra útpenslað hvussu mann skuldi handfara at at løgtingið ella føroyskur myndugleikar skuldi fáa innlit í øll trygdepolitisk viðstjóð sum høvdu forrari gera og at tað skuldi handfarast í trúnaði har eru púra greiðar rammar fyri hvussu hvussu landsstýrið skal handla í sovorðnum málum og har eftir teimum at døma so løgtingið og samtykt so skal ikki leggjast fyri løgtingið so skal landsstýrið

ersengersæ frú forkvina eg virði eisini fult og heilt at verju og trygdarpolitikkur má viðgerast í trúnaði men tað verður onkursvegna brúkt sum jarnprot til at fara løgting ikki skal taka støðu í hesum málinum tað eru tveir grundledagrundleggjandi ymisk ting vit tosa um í norra támá akkurát samtykt at amerikanskir hermenn ella ella amerikansk herskipið skulu kunna brúka nakrar havnir sum teir hava á runt um fjørðunum á á á vesturstrondini í danmark harv mann samtykt at mann sendi nakrir jetttjakarar til millum annað litaven ella lettlandi ella hvar tað er øh tað verður samtykt og tað fær eina parlamentariska heimild at gera verjupolitiskari oppiratiónir úti í verðini og so nú tá ið vit skulu hava eitt militeraandlegg í okkara egna bakar ella í okkara garð har kunnu vit ikki taka støðu tí at vit eru bangin fyri at mann fer at avdúka eitt annað heimmiligt eg havi sitið á uttanantsnevndina nú í fleiri ár eg kann ikki siga nógv um hvat eg blívu sagt har men eg kann siga at eg fekk ikki s nógvburu
takk fyri
in gjør so væl takk fyri frú forkvøðuna framsókn hevur havt eitt sovorðið paroli sum eitur eitt tíðarhóskandi samfelag og nú skjýtur bjarni kárasum peturin upp at mann eisini fer at gera uttanlandsnevndina meiri tíðarhóskandi við tí sama tankanum um at alt skal gerast meiri tíðarhóskandi hvat hugsar bjarni kárasund peturin serliga um skal gerast meiri tíðarhóskandi við uttanlandsnevndini er tað er tað samansetingin ella er tað arbeiðsgongdirnar mannagongdirnar
skulu lógirnar rundan um tað broytast til at hvussu um
og takk til billjustinussen fyri spurningin ø samansetingin er eitt til dømis kann eg nevna og hetta kenni av egnum royndum so eru ikki allir politisku flokkar við í uttanlandsnevndini tað ger tað at at tað tað onkursvegna ráðførslan ella avgerðina sum uttanansnevndin kemur við hon er ikki so væl forankrað í sjálvt løgtinginum ø hitt er tað at býti í uttanandsnevndini er kanska lutfalsliga tilvildarligt í mun til hvør hvør samansetingin er í sjálvt løgtinginum tað vil siga tú kann kanska hava ein flokk eitt umboð í uttanandsnevndina sum umboðar ein flokk sum hevur ó sjónarmið men nú er til felduvís hegin her eini í utanlandsnevndini hevur tað øvugta sjónarmiðið og kann føra tað fram í ráðførslu við við landstýrismannum í uttanríkismálum taðvil siga tað at tað má vera ein samanhangur ímillum hvør tann faktiski viljin og tann revpresentativi viljin er í tinginum og at tað onkursvegna verður kemur til úttrúgv í teimum ráðførstu skrivnum sum hán kemur til við til landsstýrismannunm tað er tað eina hitt er tað at líkasum at utanvrikðispolitkisnevnd í danmark hevur nógv nógv fleiri ráðførslur og at landsstýrismaðurin fer nógv oftar til ráðførslu tað gera eisini tað at hansara avgerðir í uttanrikispolitiskum høpi eru betri forankrar í tí politisku skipi
takk fyri takk síðan er tað kristian andrea
takk fyri frú forkvina eg skal ikki gera v av eg má siga tað at tað eri tað er soleiðisnar at vit hava eitt mál vit hava fingið ein fyrispurning niðri frá um at at kunna seta radrop í føroyum radari er ikki nakað nýtt í føroyum til at verað líka síðan í trýss hálvtrýssunum so tað r tað buri ikki verið verið nakað so stórt í tí vit hava verið partur av vesturheiminum síðani og hava verið parturavestur heiminum tað vit vita um og natovesurheimini tryggjað friðin í vestuuropa í síðani sæta heimsbardaga og vit hava havt frið í í føroyum og vit hava livað í trygdini sum ligguð í tí at vera partur av tí aliansus sum vit eru í partra í nepliga natu vit minnast í í í í fýrsunum tá ið tjóðveldið rann ian í í mjørkadalur við mótmásgongu nú er tað so broytt allíkavæl nú er mann atso fronatu um at vit samráða síð natu so tað tað gongur eisini at rætta borðið eitt annað sum er hent sum ikki r hent fyrr tað er tað at í hesum her førinum er tað soleiðis at danir venda sær til føroyar og spyrja um tit taka undirvið sær av teimum ogtað er ikki rætt sum sum javnaðarflokkuin sigur her í dag at tað er avgerð tikin og vit verða spurdir um taka tað undir at raddarin vr setur upp ella ikki og vit fáa at vita tað siga teg nei so far hn kk raddar uppsettir men í staðin fyri at fyri at halda seg til tað t hetta mannagongdum sum er galdandi so verðuhetta málið brúkt til at grugga og til at profilera seg sjálvan við at at við at mála alt upp á upp á veggin upá tann skeiva mátan fyri at framæla einan einlagar konflikt millum okkum og danmark og hvat veit eg so alt verður mælt uppií uin ellibita og og og tað haldi g ikki at at vit kunnu standa modell til atso vit liva í tí veruleika eg kundi gott hugsað mær tað var øðrvísini at vit høvdu málsræði á trygdarpolitsku økinum men løgtingið hevur ikki málsræði á tí økinum tað er ikki yvirtikið at málsøki tað er so hvat tað er og tæð kann mann gott arbeiða fyri at fáa tað gjørt upp á longri sygd tað havi gangk ímóti men vit mugu handla út frá tí veruleikan vit hava tá ið høgni hoydal nú vísir til allar møguligar samtyktar sum løgtingið hevur gjørt so vil eg sumaðrir hava víst á at vísa til samtyktirna frá nítjan hundrað og frá tvey túsund og trý ogsamtyktum tey tund og fýra hvar ð vit nettup hava viðgjørt hvussu trygdarpolitikkuri skal viðgerast nemligan gjøgnum utanansnevndina og eg haldi faktiskt tað at eftir hondini hava vit tosað nokk um hetta málið her altso eg haldi at tað tað at tað er tað er næstan skomm at vit hava brúkt so langa tíð at avgei etta málið upp á tað er stórur meiriluti í føroyum fyri hesar at fáa hana radaran og sjálv hengi s sklu hava radaran ikki tí at danir vilja hava hann men tí hann er bestur fyri føroyar hann øki um trygdina hjá okkum føroyingum at liva í føroyum tað er eisini skomm at vit blíva við at lata eitt loftrúmi í føroyum standa opið tá ið vit hugsa um øll onnur grannalond sum hava hava við sum vit er grannara til norra ísland og england hava orðnað síni viðurskifti at vit hanga her við einum tómrúmi meðan vit klandra ett nrýss um formalia sum eg haldi er púrasta óneyðugt tí hetta er hetta er vit skunda at fáa gjørt ikki minst tat vera at hugsar um tað sum er hent í í í heiminum vit hava ein agressivanstat sum eitu russland sum sum hevuhug at leypa á vesturheimin o hevur brynjasið nógv seinastu árini og og vit eg má eisi siga tað at tað er eitt sindur langt úti upá onkran máta vit fara at tosa um høgni sigur høgni hoydal sigur tað at nú skulu vit fara sjálvi at samráðast eg veitkum hn alaði sær v ikskudi fær byggjan radara sum fara selja an til til natu elahvat tað er altso vanlig lond sum vit eru partur av tey brúka tvey prosent av teirra brotsjóarútøku tl til til trygdarpolitikk altso skulu vit brúkt tað sama í føroyum so hevði tað kost kostað okkumfýra hundrað og fýrs milliónir krónur um árið av havt havt havt trygdina hjá okum í lagi og tí eg hetta fullstendiga veruleika fjart tað sum mann hoyrir her beint tað daga est um at fa tað málið avgreitt málið hevur verið tilviðgerðar í uuttanandsnevndini hevur verið mann hevu forhandlað aftur fram millum danir føroyar og tað hevur verið og að og tann avtalan sum einaferð verður eitt resulitat av tí sum sum sum sum mann kemur fram til er tí at vit í føroyum vilja hava henna radara eg hevði einki havt ímóti einum ptrygdarpolitskum orðaskifti av løgtingi einum breiðum orðaskifti kannmann tosa um trygdarpolitikk á sama hátt sum han hevur gjørt í tvey túsund og trý og har kundi eisini ynngingið framtíðar avgerðir um hvar radarar skuldu setas upp ogsuvíðari men eg haldi tað at t vit tá ið vit ú eru her sum vit eru nú og vit hava havt eitt mál til viðgerðar í sm okku segði í í í í tvey ár so mugu vit sanniliga vísa okura at ve við slutnis dygti tjóð sum klárar a taka avgerðir uttan mhvørjar einasta ferð skal vevja alt møguligt upp í hetta málið sum yvirhøvur einki vevður málið at gera bara fyri at grugga og profulera seg sjálvan
takk fyri okkara formaður
høgni hoydal ger sovælharra formaður ja eg veit ikkihvørjum veruleika kristin andreasen livir í spurningarnir um hetta við hernaramáli hvat tað kostar og at vit kundu blivið partur av natu sovíðaritil væl og virðiliga viðgjørt tað er ikk so eingin rund til at ivast í hvat er sagt um tað so siga han tað er skomm at vit hava latið loftrúmið verða opið altso hava vit gjørt tað seð mhnikki akkurát tað var í danmarkar ella onkur annar sum heði ábyrgdina av tí og hví hevur málið trivir tvey ár er tað orsakað av kríggi frá tjóðveldsflokkinum teir vanligu fordómalar hví hevur samgongan sikka avgreitta tað kundu kristi andreas kassið fortalta okkum mær vitandi er hann tingbólkaformaður í samgonguni so hettaher við altíð at geva onkrum øðrum skyldina tað er tað haldi eg kanska tað sum vit eru mest troytt av ja vit kunnu gera ein føroyskan radara ja vit kunu taka avgerðina sjálvi tað er langt síðani útdepartera og vit su ksi andras vil vita meir um tað sokannhann spyrja sína egnu limir uttanansnevndia hvat teirra
sagt
sdgstakk fyri frú forkvina alt hetta kjakið sum hevur verið íbyrgt á tjóðveldið fyrst og fremst hevur vhevur verið við til á seinka málið í staðin fyri at taka avgerðina og og viðgera tað rættum stað sum løgtingið eisni er samtykt so blíva vit við at tosa og tosa og tosa og vit koma ongantíð til kjarna í málinum høgni hoydal lat okkum heldur tosa um at finna eina loysingog ein ein ein loysn fyr loysing og taka tað fara t rætta endar av soliðsir at vit fara at viðgera málini tá ið vt hava fingið tá ið vit hava finið lóg

takk fyrifrú forkvinna eg skal eg síggi at fólk líkasum genna ótalaran skal gerast skjótt av øhtí ati nei nú nú valda góa tíð nú nú hoyrdi ekur ein manna her fyri at siga tað at mann hevði hurlagt her ígjøgnum onkur annar vil líkasum halda tað at uttanlandsnevndin hevur givið sær í so góða tíð tað má so vera tað at vera mitt ímillum har eitt og annað stað men eg líkasum eg eri samdur tí okra formaður hevði segði aftura um hetta málið og eg sum so burdi iki havt so nógv lagt afturat men nú eri eg kanska av einari aðrari áskoðan sum inn kanska fleiri hvar eg haldi at mann hevur hesar síðstu mánaðirnar verið forgóðtrúgvin eg haldi at teir sum sita niðuri á øðnáthøvuðsborgini í brosell teir hava verið í so góðtrygnir upp á at einki fór at henda amerika hevur ávarað ímóti hesum her hesum her í ukraina at hesin øðru maðurin fór at loypa á og eingine tur úr tí eingi menr bórðu sjádsagnur hanevur boðað frá tí fleiri ferðirnar fleiri ferð sjálvt um hann hevur okkurt ballað úti garðinum av til lati hasi fara men hann hevur so boðað frá tí r millum at at her fór at blíva galið fyri mær virka tað sum teir hava ikki trúdiga ordilig prosell kanska er tað tí at tæ at tær r er er tyðandi hot vilt ikki koma út við strategin u sum skulu leggjast fyri dagin vist einaferð tað blívu so galið men tað bleiv so galið langt áðrenn tá ið brosell hevði roknað við tað blíva galið og tí er tað sum onkur var inni up á at mann hevði kanska ógvuliga sárbarur tá ið mann kemur so lant aftur út sum okur koma øh og tað at beginna at snakka um tá ið tá ið okur hoyra eitt og síggja hvat fylgjurnar eru av av eini avgerð sum ein ramlandi øðrur maður tekur í í í moskua púra ramlandi øðrur tá ið mann sigur fylgjurnar av tí og so beginna at snakka um ja ok kunnu hava nakrar fyrimunur fyri at vera við í hesunm felagsskapinum kanska fekk mæn eitt sindur av tolavsláttur upp á okkurt altso hvar er mann henni tá ið ið mann beginnur at snakka um at fáa tollfirimunur upp á at seta eitt lannað upp sum kann verja hetta heimin sum okur liva í og liva frítt í og tá i okur sita í sjónvarpinum og síggja hvussu ið hesi menniskjuni bera barderaðir niður av einum vikkleysu manni og so begina mann at snakka um kkunnu hava eitt sindra fyrimunur toll fyrimunur kanska fær mann okkurt annað burtur úr tí altso altso eg eg má siga e onkur plagd t siga at tey skelkaðir onkur attasta beinki men men eg haldi eg eri meira enn skelkaður tá ið tá ið tá ið mann kemur har til at mann beginnur at snakka um hvat fer mann í bíti tað er at vera ei so lítið klípi sum at seta radar upp eitt so lítið klípi sum at seta radar upp at vera við í og einki betala av nøkrum slagi ja so skal mann hava ræði at radarar onkur skuldi mann mann skal selja upplýsingaraltso hvat er tað hvat er at mann hugsar um ein radara verju radara við við tat lata upplýsingar tað er bara ein partur tað er tann sum situr hyggur eftir radarunum sum skal trýsta á táið ið ein jetiakari niður í skotlandi skal á flog og fjaka ella skjóta eina russiska flúgvara niður sum kemur inn í føroyska øki tað er ikki nakað sum skal fara út á uppboðssølu tella mann skal yta viðgerði fiskimálaráðnum ella viðgerða úti í tinganesi ella viðgerði uttanlandsnevndini um mann nú skal seta nakar verligur tiltak verk tað er bara sekundur til draga seg um um minuttir ur okur sóðu at at at at har komu okkut flúgvarar inni yvir her og og eingismenni sendu tveir flúgvar avstað beinanvegin og tað nakað sum okur ikki eygnøðkur til í føroyum so er tað lugtakað kríggið okur hevði aldrin komið í gongd at luttaka inn í kríggi aldurin komu íkm øll kríggið hevði verið sluttaði yvirstaðir javnaði við jørðina áðrenn okur hevði tikið nakra avgerð tað er ikki tann sterka síðan hjá okum at taka nakra avgerðir soleiðis er að honur bara og hann hevði um koll uttan at okur hevði altso ikki so mikið sum raknað við tú hevði við runn um koll fyri í langari tíðsga so so nú kanska eri eg eg av ginetisk yvir tillangari av nato yvirtillangari eg eri eitt hundrað prosent tillagari av nato okur hava ongan annan møguleika ongan annan verins kjans uttan at vera har sum okur eru og okra grannar beint sunnanfyri hava útgerð klára at senda avstað tá ið okur verða tiknar og liggir sovað og bara tann møguleikin hann er eingin annað til staðar og eg má siga at eg føldi meg rættiliga sikkran tá ið ið teir hava hesi ferðinar boðað so týðligani frá tí sum var á veg í mun til hvat ið tær kláraði proselji eg haldi ter tíverri hava verið alforsløgur kanska efta tí at teir halda tei
tað veit eg ikki tað sigi eg ikki takk fyri ja so var tað onkur viðmerking
fyrst hevur tú høgni hoydal gerst væleg havi framhaldi at eg eri rættiliga samd við henni í gold tí at sær metin eisini hvussu sløgur mann er verið og hvussu mann er undirmett vágann av kríggi niðri niðri niðri í kreina og í allri eisini mann hevur alt alt ov sløg við tiltøkunum altso eg má siga eg eri ótrúliga vónsvikin í teimum tiltøkunum sum er eitt lond avsettu verk móti rustandi í einum kríggi har tær lopa í ein annan land so har er púra samdur ogdir og so er eitt samdir tí at at sum vit skiltu henni er ovld rætt tað kanst tú rætta meg at føroyar liggja jú innan fyri trygdarøkið hjá bretlandi so akkurát sum vit hava upplivað tá undir øðrum verðalabardaga so er tað eingin ivi um tað at kemur tað til nakra spentastøður í føroyum at onkur aftan leypa á føroyum ella annað so er tað sjálvandi bretar standa her ella við flogførum senda tey avstað beinanvegin
har eru vit eisini samdur
janú veit ikki nú hvat vik kkisindur við viske blíva og hendigold blíva forsamdur tá kann tað blíva eitt sindur meiri yvingasamt men men men tiltøku tað gangur ikki serliga skjótt nú ú havukur akkurát snakkað hoyrt um morgunn at teir setta nøkur upfá tiltøk íverk afturat eg haldi bara tað er tað er altso tað er a at at mann sær mann sær hvat altso hvussu í húsarhald hjá fólki verða bomdbarderaður niður vendi menniskjur sum hava liga inn í friði eitt annað stað plusslag skal verða útsett fyri at rakettunar koma frúgvaenging á vinteguni og og og og endamann mann í so barbariskur mann leggust á á á hospitalur tíbetur tíbetur eru okur undir eini verrji sum sum ongland hevur ábyrgdina av tí at okur eru for sein sjálvur tað mugiur bar bara viðganga okur eru for sein har er har handa tingini her og nú tá ið nakað er næreini tað er eingin diskussión tað verður trýstin á knapp og so o tað ígong
e
ja so er tað jaspur ja takk fyri formaður og takk fyri henni gold eisini fyri tína íkall serlig samband við tínum tingeltahingari av nato tað er gott at hoyra vit hava eitt uppskot til samsiklar sum er frá jóns eiturskoyri frá tvey tí bara gravt tvey ella tí næsta punkt nær vísir á at slík mál skulu viðgerast í uttanlandsnevndini og ikki í løgtinginum meinar hendrik gold at tað er tann rætti framgangsmál
afa nn at gera taðuppá ja sovar tað henrikold eg fór at minna á at tú skal tosast í
gjøgnum formaðurin gerst væl ja takk harra formaður ja altso vist tað var eitt normalt eitt normalt slutningsforum at mann tók avgerð innan frá tí so haldi eg at tað var tað rætta at at løgmaður legði ella ennis arana legði eitt mál um um um rættaðanum fyri løgtingið til støðutakan ikki til diskussiónir um hvør skal sita og hyggja niður í hann ella hvør skal seta hann upp ella hvør skal boða hasum frá ella hinum frá tað er bara ein felags verja sum øll eru undir og líkamiki hvar tú verður ið ert tú í nátuverjuni so ert tú í tí so nyttar ikki at sita og jogga um at hasum skalt tú hyggja rætaranum og hinskt skal tú hyggja rætaranum og tú skalt lata upplýsingar til handan um handan tingini eru nógv nógv foreinklari tað er bara nøkur fá fólk sum koma til avgerðina tað má vera soleiðis í kirkstøðu og tá ið mann her serliga teimum upplivir mann hevur sovorðnar viðtleysa menn í morskva so má tað vera nakaðir fáir beslutnistakarar ella eg enda okur heilt heilt út
av lagi og einki annað ja takk fyri so er tað jenis a rana landsstýrismaður sum fær orðið
tað hevur verið ómetaliga áhugavert at lurta í dag eg haldi at tað hevur verið eitt gott orðaskifti positivt og virðiligt og at eg fari at loyva mær at siga fult út í tráð við tað sum eg meti ati vanligi føroyingurin hugsar og ynskir í hesum máli tað trúgvi eg o lat meg líka siga at samráðingarnir sum

seinast fundurin sum var fyri einum viku síðani í í keypmannahavn og tað er tað sum eyðkennir hetta málið altso í mótsetning til útbyggingarnir sum vóru á sinni fyrstu trýssunum radaraloran ogforvóri sattir støðunum tá tá fingu løgmenni jú í í í einrúmi kunning frá donskum myndugleikum um tiknar avgerðir og tá var enntá talan um at senda hermenn til føroyar og og nýtsla av møguliga nýtslu av føroyskum firðum í krígsstøðu so hesi ferð hevur tað verið júst tað mótsatta tað hevur verið opið frá fyrsta dagi av opið samskifti millum landsstýrið og donsku stjórnina og tað hevur ongantíð verið nakar ivi um at føroyski myndugleikar eiga avgerðina siga okur nei verður eingin radari settur upp men okur eru komnir í endafalsuna vónandi tað iviskti onga løtu í og okur stýra ímóti at at áðrenn summarferðina so so er eri okur komin á mál so kunnu okur geva eitt endaligt svar og eg má siga akkurát sum er at tað skal undra meg ómetaligt vissi tað svarið frá føroyingum ikki verður eitt rungandi ja men tað er nøkur nøkur ting sum okur tosa um samanum enn sum okur eisini skulu fáa á mál men eg haldi eg fari at loyva mær sum landsstýrismaður at nevna nøkur av teimum tingunum sum sum eru komin á á mál sum ikki ivist í verða við í semjuni og nøkur av teimum hava verið nevnt tikin upp her í dag til dømis verður ein ein stýrisbólkur vistað verður eitt ja so verður ein stýrisbólkur og embatsfólkum í føroyum í danmark sum kemur at fylgja gongdini frá byrjanin av og til endan viðgera spurningar um viðkomandi mál sum kunnu stygga seg upp hatt skal takast fyri føroyskum ynskjum og krøvum í sambandi við uppsetan ja pplanering og uppsetan og og rakstur av radarunum og hesun bólkurin skal so kunna heita á serføroyingar um at taka lut í viðgerðini og skal loypandi kunna politiska myndugleikan og føroyskar fyritøkur og veitarar fáa sjálvsagt møguleika fyri at átaka sær uppgávur í sambandi við ætlanina og tað verður heilt frá byrjanin av og til endan bæði í fyrireikingarfasini í byggitilgongdini og tá eð ræður um raksturin og efturat radarin tikint

og atlit verða sjálvandi sjálvandi tikist av tí virksemi sum frammanundan er í og á sótnfelli bæði tá ið tað ræður um atgongdina til tindum og til tey leigumáli sum frammanundin eru har og nakað sum eg eri glaður fyri tað er at at vága floghavn og og føroyskir myndugleikar tey hava heitt á og og tað er eingin eingin mótstøðu móti tí at tey eisini fáa atgongd til til myndirnar sjálvandi vørn mrcc boð floghavn tað fer at økja um trygdina hjá flogførunum g tyrlum og borð verður eisini so í bandi at viðkomandi starvsfólk tey fáa neyðuga upplæring og í at umsita raddarmyndirnar harvið økisflogtrygdum og og tilbúgvingum í í tí sambandi hatta var bara nøkur av teimum tingumum sum okur ikki ivast í at okur koma á mál við men lat líka taka aftur í nøkur av teimum tingum sum hava verið nevnd her og sum kanska spurningar ella ella illgitingar sum hava verið frammi tað er eingin sum helst ivi um at siga okur nei so verður tað eitt nei vilja okur ikki hava radaran sett hann upp so verður hann ikki settur upp men so livigráso við tí tí tómrúminum og tí vandamiklarúminum har eingin verja er framyvir og tað hevur sum onkra onkran lagt upp til at tað hevur verið eitt øgilitrál men tað hevur tað ikki verið tí okur hava havt góða tíð og báðir partar hava tosað um hetta her at okur okur taka okum ta tíð sum eg brúkir fyri tí radarin skal kontraerast einaferð í í ár og fyrsti fyrsti peningurin verður ikki brúktur fyrr enn í í trýogtjúgu og hann verðr ikki liðugur fyri enn í og eitt afturat hetta hevur einki uttan mun til hvussuofta ein ávísur foxformaður tosar um herna og roynir at at at at forskrekkja fólk við tí hetta hevur einki við herna hermenn krígsútgerð ella hvat mann hugsar um at gera og hetta hevði snøgt sagt ikki blivið góðtikið av samgonguni og eg hevði so skuldi tað verðað góðtikin av samgonguni so hevði eg beinanvegin brúka ta úttrykkið runnu skíggjandi burtur eg hevði ikki verið við í tí als ikki hetta er talan um ein ein radara har tað var einki petti við krígsútgerð ella herna at gera eg haldi at tað var bjarni kárason sum nevndi at um tað er tað at okur eru bangin fyri attað fellur vist tað kemur í løgtingi ei als ikki tvørturímóti eg havi onga løtu í hesum forløtunum ivast um hvar føroyingurin er staddur í hesum málunum føroyingurin er saman við í hvussur meirilutanum í tinginum m tað er ikki bara har veg inntrikk av samgongulimir væl plantaður í tí demokratiska partin av vesturheiminum har mannavirði verða væl virgd og vard eg haldi tað var høgni hoydal sum legði upp til at avgerðin kanska longu varð varð tikin orsaka visseg ikki var høgni hoydal eg haldi tað var at hon ikki at hon longu er tikið nei als ikki eitt nei í føroyum er eitt nei eitt nei til ein radara ger at eingin radari verður so er taðhett her við uttanlandsnevndini okur miðflokkini hava altíð raðfest uttanandsnevndina eg haldi e ómetaliga høgt eg haldi at tað er bara eitt tíðarskeið okur ikki hava verið við í henni so tað er ein spurningur um raðfesting okur síggja tað eisini at at formenninir í báðunum av teimum stóru andstøðuflokkunum høgni hoydal og aksel johannesen eru við í uttanandsnevndini og tað eri so ómetaliga glaðurigur og tað hevur verið eitt eitt ótrúliga gott samskifti vil eg siga sjálvt um okur hava verið ósamdur við uttanlandsnevndina og í stýrisskipanini er ásett at landsstýrið skal ráðføra seg við uttanandsnevndini í sambandi við samráðinkar við ríkismyndugleikarnar av stórum týdningi fyri viðurskiftum í føroyar danmark ímillum og tað hava okur gjørt eg havi verið fleiri ferðir okur hava brúkt ta tíðina sum skal til og er komin til eina eina góða niðurstøðu haldi ótrúliga gott samband og stýrisskipanin fyriskrivar at landsstýrið kann ikki gera eina avtalu við rísmyndugleikanar uttan samtykki løgtingsins um slík avtala krevur løgsinsins luttøku fyri at verða úthynt ella um hon annars er týdningarmikil hvussu er so við radarmálinum jú radarmálið krevur ikki lóggávu í sambandi við uppsetaðum av radarunum og heldur ikki skal skal skal fígging játtast til endamálið á løgtingsins fíggjarlóg samtykki løgtingsins annað enn ráðførslu við umboð uttanansnevndarani er tískil ikki neyðugt fyri at kunna útinna eina avtalu í donsku stjórnu um uppsetanin av radaranum og hetta er beinleiðis úr

um ein avtala umsetan radara verður mett týdningarmikil sum tað stendur tað er tað er ein ein tulking og higartil hevur samgongan ikki tulka at hetta er eitt so stórt mál tað er heilt onnur mál sum skuldi fyri løgtingi ata talanum til dømis uppseta mesilur ella ella senda senda herna til føroyar so var tað eitt heilt annað mál hetta her ein ein vinarligur virðiligur fyrispurningur um at seta ein radara upp sum kann dekka eitt tómrúm sum er í íja í luftrúmunum yvir okum eitt vandamikið tómur sum flogføri kunnu goyma seg í og okur hava tosað í einum virðiligum tónar og fara at gera tað framvegis framyvir eisini og væntandi og vónandi so verður tað eitt gott
amál nei ein góður endi av tí takk fyri
ja takk tað er onkur viðmerking bjarni kárason petersen gerso væl takk fyri harra formaður øh eg havi sjálvandi fleiri spurningar eg fari at brúka høvi at fara upp aftur á røðarastonnur við nøknøkrum spurningum sum eg havi øh men tað sum eg kanska mest konkret og eg kundi hugsað mær ella eg vónað at landstýrismaðrin kundi givið eitt nokk so konkret svar øh og tað er hetta her við altso í hvørjari lóg hvørjari paragraff hvørjum stykki hvørjum punkti hevur landsstýrismaðurin útvegað sær heimild til at taka avgerð í hesum málinum tað haldi er ófatiliga vesiligt eitt er tað at mann mann fær í samráð við uttanlandsnevndina men at taka avgerðr í hesum her málinum eg veit at samgonganan kanska er ósamd er so ófatiliga prinsipielt tí tað snýr seg um suvoranitet og tað snýr seg um verju og trygd hjá okkum føroyingum tí ey kunna hugsa mær at fingið at vita hvar ið tann heimildin liggur heilt heilt heilt
spesifikt takk fyri
jensaregsi eg ynski og tað vil eg fegin svara og eg haldi at løgtingsmaðurin skal fara og lesa tak bara fleiri paragrafur í stýrisskipanarlógini eg vil fyrisláa tveyoghálvtrýss trýoghálvtrýss fýraoghálvtrýss og fimmoghálvtrýss so er hann púra greiður í síni søku um hvørja heimild í ið eg brúki til at taka hesa avgerð og hvørja heimild sum landsstýrið brúkar til at taka hesa avgerð uttan at fara løgtingi við tí tað krevur ikki løgsins luttøku tí tað er ikki nøkur lóg sum krevst tað er ikki nøkur broyting ím nakra lóg tað er ikki peningur sum skal játtast hetta r ein vinarligur fyrispurningur úr danmark sum okur svara við hesa fantastisku nevndina sum okur hava sum eitur uttanlandsnevndum og sum ikki er nøkur hisini nevnd hon umboðar løgtingið
so er tað høgni hoydal
harra formaður tæir tilvísingarnar til lógarheimildir sm jensarana vísir á siga einki um at samtykkja at seta hernara útgerð upp í føroyum so so nógv kunnu eg hvussu vera samd um so hetta er í veruleikanum i heimildar loysi hetta verður gjørt og so spyrji eg bara hví tað og nú fari at spyrja lanstýrsmann m sama spurning sum eg royndi at seta formannin í uttanantsnevndini øh tá í danmark formliga sæð sambært landsstýrinum skal seta hendan radaran upp og hevur gjørt avtaluna við nato ella sínar samstavspartnar og nú nú tosar vit landsstýrið øh fara teir tá at leggja avgerðina um at seta radara upp fyri teirra ting altso fólkatingið kann jensarana svara mær uppá tað og tað tosa eg iki bara umdaá fíggjarlig heimildina men avgerðina um tað eins og tá teir fara niður í
fáa heim hendan senda flogfør til til baltisku londini fer tað fyri hvalgatingið
eg veit ikki eg haldi tað er virkuliga synd í høgna hoydal hann skal fingið fingið hernað og og kríggj og og svr up áupp á heilan altso fer ikki tikið orðið um hetta málið uttan at snakka um um hernaðarmál og og og tað er herna sum okur vilja byggja upp í føroyum og tað er als ikki talan um tað harra høgni hoydal formaðursensu loyvi hetta er ein ein lofteftirlits radari sum verður ómannaður her verður ikki ein soldatur í føroyum her verur ikki eit vápn í føroyum tað verður ein radari sum kemur at tryggja vanligan føroyingin menn kvinnur og børn og serliga hesum døgum so burdu tað verið heilt fantastiskt men eg veit ikki hvat hvat hvat tað er sum sum sum bæði og hví ið hernaður er melur í høvdinum á á formanninum um hvat er danir fari nú skulu eg svara upp á hvat danir fara at gera tað tað kann eg ikki svara upp á tað hvat teir fara at gera teirra tingi har havi eg har eri eg ikki og har havi heldur einiein
jumbu tíverri ja tá ikki so fær bjørt sama
einum ári síðani ella so so frættu vit sum er vald á ting í fjølmiðlunum at danska parlamentið fólkatingið hevði samtykt ein trygdarpakka fyri arktis ein verjutrygdarpakka har ein raddarasamfelli var partur av tað er áhugavert at hoyra landsstýrismannin í uttanríkismálum blíva við at tosa um at hesin radarin er sær hernaður radar onkursvegna blívur tað ein sovorðnin undarlig diskussión um orð sum er púra meiningsleys í sínum álvarsama máli trini bramsen sum var nei sum var ministari í í verjumálum donsku ráðharri hon segði beinleiðis við føroyskar fjølmiðlar fyri nøkrum mánaum síðani at um ikki var talan um ein hernarradara so gav tað onga meining at seta hann upp í føroyum og so kann mann blíva við at brúka sína tal upp í at tosa um mann skal eita hernaradari ella ikki ella friðaradarahaldi eg var boðin hjá føroya løgmanni tað er ikki tað tað snýr seg um hetta snýr seg um at vit í føroyum hava eitt øki sum ikki eru eingin radari dekka tað økið tað er púra rætt og so snýr tað seg um at vit skulu taka støðu til skal ein radar setast upp sum kann brúkast í samband við verjumál nú hava umboðini fyri samgonguna jú eisini víst á tað í veruleikanum í løtuni er eitt kríggj í europa í gongd og tey hava brúkt tað sum ein part av kjakinum her so sjálvandi er hesin radarin liður í verjuni í verjuni í tí vesturlendsku samgonguni sum ynskir at útbyggja sítt radaranet og harvið hava ein radara í føroyum so lat vera við at kalla tingini fyri nakað annað enn tey eru tí tað koyrir bara kjakið av sporðinum samleikin í hesum málinum er at landsstýrismaðurin í uttanríkismálnum hevur ein søguliga møguleika fyri at samla føroya løgting at standa saman um eina um at ein radari kann setast upp í føroyum men at tað r føroyingar sum eru við til at seta treytirnar fyri hvat slag v radaritað er og hvørja hvat innlit føroyingar skulu hava í tað sum fer fram og tá mátan hesin radarin verður brúktur vit hava verið og vitjað fólk sum hava innlit í hettar vitav eisini vitjað uppi á raddarstøðini ella gomlu uppi á sonnfelli gomlu kuplunum og vit hava ráðført okkum við fólk sum hava veruligt skil fyrði hesum tí tað eru eisini føroyings fakfólk sum hava skil fyri hesum og vónandi ferr kringvarpið skjótti og miðlan skjótt at gera samrøðu við fleiri av teimum fólkunm onkur av teimum hevur verið í miðlunum og tað eru ymiskir radar mann kann seta upp tað eru eisini ymiskt hvussu mann kann seta hesa radararnar upp um tað verður ein ein radara sum eru umgyrdir av píkatráði har eingin slepp framat og har føroyingar heldr ikki fáa atgond til at brúka ta tilfar sum mann fær tað er slíkir spurningar eg fegin nevliga sett um hetta málið slapt til viðgerðar í løgtinginum men ðr sigur mann so bara nei vit vilja ikki hóast fáa løgtingjøgnum søguna fleiri ferðir hevur havt einaldykir um at mann skal veraveltaðu so haldi eg róddirnar í dag er rættiliga greiðari at vit vilja gjarna undirstrika at sjálvandi stuðla við vesturheiminum sjálvandi standa vit saman við vesturheiminum í tí krígnum sum er nú men tað er jú ikki tað hetta málið snýr seg um hetta snýr seg um vit skulu sum fókaparlament hava nakað skulu hava sagt og her vil eg gjarna minna á harra formaður at í danska fólkatingin sum danir hava valt verður t er hetta málið longu viðgjørt eina ferð og tað verður aftur viðgjørt tá avgerðin er tikin í norra viðgera parlamentini hesar spurningar í svøríki viðgera tey hesar spurningar í finnlandi viðgera tey spurningar tey viðgera skulu vit senda flogfør ella ikki hvat fyri útgerð skulu vit seta upp skulu vit vera ein partur av hesum ella hinum í finnlandi svøríki er til dømis uttanveltað altso hví í harrandsnavniga orsaka harra formaður hevur mann so stóran illvilja ímóti at føroya løgting sleppur at viðgera hetta málið alt gott um uttanlantsnevndin uttanantsnevdan er ein fín nevnd men altso um man vilta ella ikki so e marn iki i gongumboð fyri allar flokkar har mann hevur í dag fimm umboð fyri samgonguna formaðurin næstformaður hoyra til samgonguna tað er bara tvey umboð fyri andstøðuna og tað eru fleiri flokkar sum einki umboð at hava altso bara tað haldi eg burdi gjørt at vit tóku tað uppi í álvara og eg havi víst á onkuntíð fyrr at at vit áttu at víðkað uttanlandsnevndina til at vera ðen uttanlands og verjunevnd og eg haldi avgjørt at uttanlandsnevndin átti at virka eftir øðrum treytum í dag og hon átti at verið mannað av øllum flokkum tað átti at verið umeitt umboð fyri hvønn flokk uppskotið frá høgna hoydal akselve johannesen og rudd vang frá frá hesum trimum flokkunum sigur púra greitt at tað eru eingi hemmilig ting sum skulu á borðið hjá løgtinginum tað er tann prinsipiella avgerðin tað er tann prinsipiella prinsipiella samtyktin um ein radara ella ikki og eg skilji simpultenn ikki at mann ynskir at gera hetta til eitt mál um tjóðveldi ella ikki í tjóðveldi og um gamla søgu og farin ting tað hevur einki sakin at gera landsstýrismaðurin helt at hetta hevði verið eitt gott kjak eg haldi at kjakið hevur verið alt foreinsporað og alt for lítið fokus á hvat er tað við sum føroyingar vilja um vit veruliga vilja bjóða okkum fram til at vera partur av vesturheiminum og ta
tað ábyrgd sum vit eiga at taka í ein málismesum takk fyri harra formaður
heitaðar eina viðmerkingframhaldi eg haldi at bert saman søgn ritaði tað málið út í stein tað snýr seg rætt og slætt at um løgtingið skal taka avgerð um eitt so dyrgningarmál tað er ikki nakað við øll hini viðursøgn sum mann royntar at flutta fokus frá og serliga tær við at mann sum bara sigur tær hana tað er einki við hernaðarmál at gera tað er altso løgið og eitt sindur ófrættakent tey sum hava lisið tað kenda skaldsøguna nýggjandi fýraogfýra gj gjørdist á orðveld har tú mann gerast sovorðnið njúrspik tað snýr seg um at fólk skulu ikki síggja tað sum gongur fyri seg so mann kallar dømis kríggj fyri friður og friður fyri kríggj og so framvegis so tað er tað haldi eg hoyri ikki heima og sum bjørt saman sigur hví skal løgtingið ikki viðgera tað mál fólkatingin ikki verða viðgera tað norska stórtingin viðgera hvønn einasta lut ið sum hevur við hernarmál at gera so hví skal
ikki gera
bjørt samelsen takk fyri eg kenni meg rættiliga sannførdan um at orsøkin til at mann er so bangin fyri at fáa tað prinsipiellu viðgerðina í løgtinginum er at mann longu hevur gjørt eina avtalu eg dugi slettiki at síggja nakra aðra orsøk til tað tí landsstýrismaðurin veit at hann hevur breiða undirtøku fyri hesum hetta er ein loftávaringarradari altso ein ein ein radari sum er liður í loftávaringarskipanini og tað er rætt sum tú verður víst á at í føroyum er eitt øki sum aftaná mann tók radararnar samfelli niður í eg veit ikki um tað var tvey túsundog seks ella og sjey so hevur mann eitt øki sum í dag ikki dekka og tað betíðir ið roynd og vera at russar kunnu flúgva ígjøgnum ein partar av loftrúminum føroyum uttan at vera sæddir so hví má blíva við at at at tvætla orso orsaka harra formaður tingfólk vætla ikki men hví má blíva við at at at siga tað at tað ikki hevur nakað við verja at gera og har við hernaðartrygd tað er jú tað etað er jú tvætl men samanumtikið vit áttu avstaðið saman vit áttu at sloppið at viðgjørt hetta málið og vit áttu at kunnað tikið eina felagsavgerð sum vit kundu stava innifyri og sum hevði verið
til gagns fyri eisini okkara áhuga
ja takk harra formaður altso bjørs samelsen snakkar um aokur skula vera við til at avgera alt hvat slag av radardan skal vera og hvarhvar upplýsingarin skal koma á altso hetta er verri í radari líka mikið kan mann so kann mann so vendir tær til og tað eru nøkur ting sum koma á á hendan radaran altso tað situr henniir onglandi og hyggja eftir nøkum ávís um støðum og hyggja eftir hvat kemur o enda radarum tí millum annað skal mann verja um fyri at onglantíð verður álopin við at at at at jakarar russiskar jakarar koma inn um føroyska markið altso tað er ikki allar upplýsingar sum onkur skal sita og viðgerð í føroyum altso boyir koma upp á eystureysturásvínoyavík suðuroyar mongnaragrunnunir koma boyir á radaranum og tað er ikki brúk fyri lýniboyin og hvørjum útróðrarbáti og øll viðurskifti tað er spurningurin um skalt tú trýsta á einara kett eftir einum russiskum flúgvara sum kemur inn á føroyskt økið fyri ikki at koma á víðari ella skal mær ikki tað dragar seg um løtur sekundur og einki m

bjørssamelsenhennrik ould hevur fullkomiliga rætt tí at tá tað snýr seg um flogfør sum vit ikki ynskja okkara loftrúmið so skal tað handlast heru nú og tað skal vera púra greiðar mannagongd fyri tað men hennik ould fær ongantíð meg til at standa tingsins røðarapalli og siga at føroyingar ikki skulu hava innlit í hvat hendrir teirr egna landið og hennrik old fær ongantíð at fáa meg at siga at mann kann seta hann herna raddara upp við við píkatrái rundan um har føroyingar ikki ein gongd sleppa at brúka til dømis teir partar sum vit kundu brúkt vit ynskja at yvirtaka loftrúmið vit ynskja at kunna brúka tað í samband við at hava ábyrgdina av flúgving til dømis tí tað brúkar mann eisini radaran til so hennik old eg haldi í álvara tosa at mann má koma burturúr hesari heimastýrishuksanini har mann ongantíð heldur at mann sjálvur eigur at taka ábyrgd fyri nøkrum sum helst hetta er eitt mál har vit gott kundu staðið saman um vit vildu o eg skal minna harra henderikold gjøgnum formannin at tað er formaðurn í javnaðarfloksins sum hevur verið við til at lagt hetta uppskot fram við viðgerð í dag og hetta snýr seg um at tryggja áhugamálini hjá føroyingum eisini samstundis við at eg gangi út frá harra henneikold og eg eri samd um at vit stuðla vesturheiminum og eri ímóti putun og øllum hansara

fyri harra formaður eg ætlaði ikki leingi um orðaskifti óneyðugt í tlaði egentiliga at spyrja landstýrsmannin í uttanriksmálnum nakrir spurningar millum annað tí at eg helt ikki hansara svar til mína viðmerking til hansara røðu var nøktandi men men fari eg kanska at hugleiði eitt sidur um tað úti salinum kanska líka fyrsta eina viðmerking til til hennik old altso hann hann stúrir øgiliga nógv fyri at føroyingar taka av hesum her tí at vit eru for sein at reagera tí vit eru so ósamd eg skilji væl hvar tankagongdin hjá henni old kemur frá men tá ið mann tá mann viðger hetta málið tá kann tað gott tá skal tað taka tað tí tað tekur altso tað verður ikkitað verður ikki fyrr enn í seinasta lagi ela í fyrsta lagi orsaka í í tjúgu áttaogtjúgu hasin er radaran kemur upp at standa um tað skal eitt ár afturat til ella fimm ár afturat til fyri at mann kemur til eina loysn sum er føroyingum at frama so geri eg tað tað er tað eina øh hitt er tað at tá ið mann so hevur gjørt eina avtalu við avvarandi partar um hvussu mann rekur hendan er radaran tá er eingin ivi um at teir føroyingar sum verða settir at arbeiða í tí radarinstilatiónini sum skuldu verið á soffelli teir trýsta á tá i teir halda tað neyðugt eftir forskriftunum sum vit hava ásett í samstarv við danmark og nato hvør so skuldi verið við so tað skal henrikold ikki støgar for nógv fyri ø politiska skipanin føroyum er væl og virðiliga før fyri at taka avgerðir í slíkum øh so tað sum eg ætlaði at spyrja jenis um jens arana um landstýrismannin í uttanriksmálanum hann er tíverri ikki her men men men hann sigur tað at at radarin er ikki ein hernaður radar mín loftaeftirlitsradara og eg tími egentiliga illa at fara í tí diskussiónina tí eg kundi brúkt sjey minuttir afturat upp á at forklára hví tað er ein hernaradari men líkamikið hann sigur hetta her við at eingin hermaður fer at vera í føroyum eingin danskur hermaður fer at fer at vera í føroyum altso mær vitandi so eru radarallir teir radarar sum danmark umsitur teir hava fýra stationera og tveirmog bilar ella hvat tað er otað liggur undir tað mann kallar flyvuvopini sum er ein undirdeild hjá tí danska forsvarinum tað eru hermenn so tað koma at vera hermenn um ter ganga til daglig tíum í formig ella ikki tað skal ikki kunna siga men tað eru menn undir ella menn og kvinnur í hesum døgum undir danska verðumálaráðnum soleiðis er tað og so sigur so sigur jens arana eitt eitt nei er eitt nei ogtað tað skilji ikki altso skal tað vera alt ella einki altso tað sum tey sum eru kritisk um hetta her at siga tað er tað skal ver eitt treytað ja vit skulu siga ja men tað skal vera upp á okkara fortreytir tað haldi eg er rætt og rímiligt at krevja og tað haldi eisini at nakað sum danska stjórnin eigur at kunna eftirlíka um tørvurin á einum slíkum radara er so stórur sum mann vil vera við øh so er hitt tað at samráðingarnar hava verið góðar hvat meinar mann nú veit eg at landsstýrismaðurin kann ikki fara í smálutir við hvat mann roynir at uppnáða og hvat mann vil hava av úrslitinum burtur úr samráðingarnar men samráðingarnir hava verið so ræðiliga góðar hvat er tað hevur tað verið gott kaffi ella um at snakka pent við hvønn annan nær eru samráðingar góðar samráðingar tá tær eru góðar í mínari verð so er tað tí at mann hevur avrikað nakað sum er til frama fyri føroyskt áhugamál og sois sum tað fyrikemur so virkar tað ikki til at vera hvørki ynski ella konsekvensurin av í førda politikkinum á hesum økinum hjá samgonguni tíverri øh so er tað hetta her sum eg royndi at spyrja landsstýrismannin hvørja heimild hevur hann til at taka hesa avgerðina landsstýrismaðurin sipaði til grein hálvtrýss einoghálvtrýss tveyoghálvtrýss og trýoghálvtrýss um lóg um stýrisskipan føroya htað vil siga hann kann eg ikki siga við vissu ella nágreina hvar ið tað stendur hann leggur tað upp til spyrjaran at at kanna sjálvur tað sigur mær so mikið sum at tað er í besta førum ivasamt um hann sjálvur veit um hann hevur heimild til at gera hetta her og eg vil pástanda hetta verðurgjørt í heimildarloysi so er tað hetta her við at um hetta skal koma í tingi til støðutakan og har svarar landsstýrismaðurin í uttanvikismálum at tað hevði hann ikki stýrtfyri tí tað hevði vera rungandi ja tí at føroyingar taka undir við hesum fróðskaparsetrið hevur gjørt eina kanning har teir spyrja føroyingar um hesar spurningarnar tey siga til dømis at tey taka fult ov heilt undir við at mann skal seta ein radara upp í føroyum men tey taka eisini fult ov heilt undir við at føroyingar skulu umsita og reka tann radaran so landsstýrismaðurin í utanvíkismálunum gjarna vildi úthinta tann demokratiska viljan sum er í føroyum og sum er í løgtinginum jamen so skuldi havn eftir líka tey krøvini sum andstøðan setir og sum samgongang egentliga burdi verið við øh og so er tað eisin sum eg eisini eri eitt sindur áhugaður í altso um hetta uppskotið verður samtykt so loyvi eg mær ivast í um landstýrismaðurin fer at fylgja løgtingsins vilja nú stendur hann nú er hann ikki í salinum hann fær ikki forsvara seg men tað kundi eg hugsað mær at vita um hann hevði gjørt tað vist ikki so hevði g vónað at løgmaður svaraði hansara vegna mann má minnast til at visti tú hyggur í til dømis forsfarts lógina so stendur forsfards formol dimeliterið forfólk sa bitrak til fremmifret og sikkurhet og so eru nøkur undirpunktur og har er eitt eitt hevdið danmarkssuvorenitet og sikkri landnesforsata eksistens ein tekritet tað merkir í mínari verð at ein sovorður radari er við til at styrkja um og sog sementera danska suvoreni
etina á føroyskari jørð og tað er tað sum eg eri prinsipielt ímótur takk fyri ha formaður
hennivimrakk hararra formaður e altso okkur hava radara í yvirlit altso ætlantsflog til dømis hevur eftirlit við vi við við flúgvingin hjá hjá teimum altso tað tað virkar sum man mann man mann blanda tingini saman altso tað kann henda at mann veljir nú ari eg verða saman radari segði fór fyrsta dag at fiskaog tá síðstu dagar hava verið óhýrðiliga kompliseraðir tað kann vera a mann veljir ein slaveradara til dømis at ein radara stendur her og tað situr ein maðurin iði í skotlandi hyggur at hnum tað ber væl til at at velja tað visti mann vil og og og og so er tað spurningurin aog tað er hini tingini at mann vil sleppa og reka ein radara sum natoskar radar og hava hava umsitið ein radara hvt hvat er hvat er hetta fyri at tankaa gangu í krígsverju og mann skal umsita ein radara vein ein ein ein annar kompedentur ganga fyri so skal ein føroyingur gjar hanst danda aftur atur tað tað sum so einki ímóti men at reka hann tá ið nato veður visti res lavaradara so s so er eingin eftirlit við nu okur hava ikki brúk fyri ein krígs radara

so ertaðtakk fyri øhharra formaður nú veit ikki um forsvards materielltenist hevur avdúkað hvat fyri slag av radara da tað fer at vera men visti tú hyggur eftir hvat t er til dømis í sketlandi og teir fýra radararnur sum eru í danmark og teir fýra radararnur sum eru í íslandi so fer tað sansýnís altso so havi eg eina nokk so góða ábending um hvat fyri slag av radara tað fer at verða talan um tað krevur eina manning upp á seks mans tað var eitt eitt innsla hjá t í viku eisini har sum átti makrúsi sum er arbeitt fyri arktisk kommando greiðir frá at teir radararnir sum vóru uppi áðrenn hann bleiv niðurlagdur tá í síðstum nullunum tað var eisini ein radara sum kravdi umleið eina manning upp á seks so tað kann gott vera at hann vera í øðrvísi hesu ferð at hann verður fjerð stýrdir onkustaðni frá men so lat
er hann í føroyum
ja harra formaður eg eg plagi at arga kale o holm johannesen at egalærda hnat brúkaradara tá hann var ein buruaalga til við við p við sjónvantskúlan síni tíð øh men tað er nú ikki akurát tað sum hesin er radarin snýr seg um og bjarni kárasum petersen og eg kann siga tað tí at eg veit at eg bróti ikki nakað trúnaðir eg eri limur í utanantsnevndini og eg kann siga hvat eg ikki havi fingið at vita og eg havi einki fingið at vita um hanta radaran einki sum eg ikki sum ikki eru eru bara viðfáningur einki ør um tað skal vera militert øki at koma at ætla vegin og hvør vit hava einki fingið at vita t lat bara tað vera stig fast so í stóran mun g veit kki vat lands hevur gjørt í á hetta árið sum farið her tí vit hava einki fingið at vita uttan ting sum eg kundi lisið á áá vikup
ja
rtakk fyri harra formaður nú havi eg til feldvís av berum áhuga fyri málinum roynt at gjørt eitt sindur av gransking rundan um hetta eru øki bæði hvat fyri tøknin mann hevur brúkt og hvat fyri tøknin líkasum kommunikerað saman og út frá hvørjar treytir mann vil hava millum annað vil mann hava tað at tað skal ereangtjandi lofteftirlitsradari veðei rekiá áleið fýra hundrað kilometrar tað sum mann brúkar í íslandi og tað sum mann brúkar í danmark ikki bara men eisini tað er tað sum mann kalla fyri ein lohtmartin a n tps langt rekjandi lofteftirlitsradari tað er ein rekivíd upá fýra hundrað kilometrar og eina manning upá seks mans tað er eingin heimliheit h og tað er kanska tað vit kunnu ímynda okkum feri at vera á soffelli og í so fall so fer tað at krevja eina manning upp á seks fólk til at reka hann til dagligt og tað haldi eg at føroyskir tekningarar kunnu gera millum annað tí at vit hava førleikarnar førleikarnar odnmarkhúsið sum var í andi viku millum annað er ein av teimum
gingið á hesum her hesum her skúlan sum teir hava flúgvápnum hava verið á og tað er seg ikki tað pjøvist ikki at vera meira mystiskt enn so takk fyri
takk harra formaður takk harra formaður øtað eri eg kann siga tað solan at nú hava vit longu havt eitt kjak umræðtarum í løgtinginum øh bæði her í dag haldi eg og eg haldi atikjakið hevur verið sakligt og vit hava eisini havt tað fleiri ferðir í undir spurngarumførinum eisini so eg má siga sum er at heftr hondini so er nærmast alt tað og kanska væl meira enn tað sum eg hevði væntaði komið fram undir orðaskifta løgtingið rundan um radaran

tá tað er sagt so fari eg at byrja við tí sama sum eg byrjaði við fyrstu ferðirnar spurningar koma um mantaradaran í løgtinginum tá segði tað at nú mugu vit ansa eftir at fyrstu ferð vit nú eru við til at taka eina støðu vilja vit hava ein radara egeru partur av vesturheiminum eru partur av nato og vilja vit fylgja tí ábyrgd og teimum skyldum sum tað viðførir ella ikki í tí sambandinum segði eg at eg helt at vit nú áttu at viðgera tað eins og mann ger í øðrum londum í samráð millum landsstýrið stjórnina í landinum og uttanlandsnevndina í sama viðfaingi nevndi eg var tað soleiðin at mann metti at undirumboðan var í uttanandsnevndini so var eitt hugskot at víðka uttanandsnevndina soleiðis at allir flokkar fáa umboðan í uttanandsnevndini og tískil vóru við í teimum avgerðunum teimum týdningarligu avgerðunum sum yventuelt fara at koma í komandi tíðum tað at vit nú hava tikið okkum størri ábyrgd og farin frá at tilvita einki at vita um hernaðarverju og trygdarpolitikk mál er tíðin ein onnur nú nú hava vig sagt vit vilja hava vita og harvið átaku vit okkum eina ábyrgd og nú mugu vit eisini til at fylgja teimum skyldum so tað nú einaferð viðføri eg haldi atað er gleðiligt at vit øll eru komin har til at vit fylgja vesturheiminum tað er ikki avbjóðingin longur eg haldi eisini at øll eru har at ja ein radari skal koma upp á somfelli fyri at tryggja at tað gappið sum er gajocap sum mann kallar tað her kring føroyar verður lukkað so er bær spurningrin hvat eru vit so eguliga ósamd um ja vit eru ósamd um mátan fyri at komir til at radarin verður uppsettur og vit eru ósamd um hvør skal eiða og reka radaran eg haldi tað kann siga so einfalt eg haldi t tað er tað sum vit her á hesum høga løgtingi eru ósamd um og so langt haldi eg at tað er gott tá vit so koma inn á tað formliga í tí ella lat meg líka taka onkurv spurt um og høgni hoydal er spurt upp eg saman eisni haldi eg fleiri av teimum sum vera er uppi og og viðkomandi hava ikki kunnað svarað teimum spurningunum men eg gjørdi mær so tann ómak til tað eina umfarið sum var á løgtingi at biðja embætsfólkini hjá mær kanna hvussu ger mann í okkara grannalondum tá ið slík mál skuldu til viðgerðar og har haldi eg úái við tí fyrivarni av tí sum eg havi fingið upplýst er tað eitt nú soleiðis í danmark at radarin kemur ikki fyri fólkatingið meira enn so at ein heimild ein játtanarheimild í krónum og oyrum er játtað til kapasitetspakkan upp á eina komma fimm milliard ella fýra hvat tað var tað endaði við og harav fýra hundrað milliónir metir mann til ein radara í føroyum tað er tað sum líkasum fólkatingið fær til viðgerðar eina fíggjarliga heimild til at hjátta en kapasitetspakka tað verður ikki viðgjørt hvat slag av radara ella hvat radarin skal kunna ella hvat hvat hvar hann skal standa ogsovíðari tað verður ikki viðgjørt á fólkatingi soleiðis sum eg havi fini tað upplýst og tað sama nøkur lunda er galdandi bæði hald tað var í íslandi norra eg minni kki um teir finnu land á svøríki eisini tað bleiv kannaðeittlítið sindur so tað er ikki soleiðisn at mann í øðrum parlamentum viðger tað beinleiðis í parlamentunum men tað verður viðgjørt við nevndunum í í íuttanlandsnevndunum í hesum ávísu parlamentunum og tað er tann loysnin sum eg haldi vit eiga at fylgja og eg haldi eisini at tað er fult í ætráð við tað formiliga í tí vistu vit hyggja eftir ja vit kunnu fara heimastýrislógina og stýrisskipanarlógina og tær reglurar so vit hava sett upp í tingskipanini kring uttanlandsnevndina har stendur tað púra greitt at mál sum altso vitvit taka tað sum vit siga í grein fýraoghálvtrýss í stýrissipannalógini har sigur tað beinleiðis tað at mann velur eina nevnd við sjey limum og at mann ráðførir seg við við við hana áðrenn avgerð varð tiknar ið hava stóran uttanlandspolitiskan týdning tað er tað sum stendur í sjálvar stýrisskipanarlógini og tá tað so er sagt so stendur tað víðari í einari samtykt hevur g eisini vrið tigið upp í saman her í dag at vit hava ongantíð her á á hesum høga føroya løgtingi samtykt at vit onkursvegna eru við í verju og trygdarpolitikki og sovíðari har vil eg bara vísa á ta nýggjasta samtyktna sum er løgd fram á tingið einogtretivunda mars tvey túsund og fýra av távarandi løgmanni jóans eitersgaard har tað púra greitt framgongur at í trygdarpolitiskum málum har samtykkja vit og serliga er tað tað næsta punktið í her sum er áhugavert at viðgerð landsstýrisins av trygdarpolitiskum málum skal vísa mesta umhugsni fyri trygd landsins og vælferð fóksins og samskiftir landsstýrið við uttanlandsnevnd løgtingsins í týdningarmiklum málum hesum viðvíkjandi tað stendur púra greitt í tí sam men allíkavæl onkursvegna haldi eg at mann roynir at nú ætlaði ikki at fara at ikki at fáa einýtt kjak í gongd hir í dag men eg haldi mann roynir onkursvegna at at at ja grúgga málið og brúka tað politiskt í einum stríði um eg so kann kalla tað ella ein ríkisrættarligum stríði her heima í føroyum eg havi fulla virðing fyri teimum sum meina at vit ikki eiga at vera í danska kongaríkinum í ríkisfelagsskapinum men lat okkum so taka tað kjakið ikki brúka ein radara og líka til um hann er hernaðar radarar friðaradari í øllum førum kalla mann tað ein nlingsradar og í tí liggur tað at hann skal verða til fyri at tryggja friðin í heiminum og tað hevur kanska størri týdning nú enn tá vit upprunaliga begynta viðgera hendan radaran men onkursvegna haldi eg tað er harmiligt at mann brúkar ein slíkt høvi til at fara inn og fáa onkursvegna skapt henda kampin interntannannaðhvørt íríkisfelagsskapini millum føroyar og danmark ella internt í føroyum við at kóka eitt sindur upp á ta ríkisrættarligu støðuna vistu e ta kjakimað rl upp at koyra jaman lata okkum so taka tað kjakið men tað e ikki tað vit eiga at taka í einum slíkum máli sum hesum eftir mínum tykki hetta er nógv for álvarsamt til tað vilja vit vera partur av europa og verja trygdina fyri føroyingum fyri føroya landi so eiga vit at taka undir við hesum radaranum og so er tann søgan ikki longur tá tað kemur til hetta her við hvat fyri slag av radarum ter og hvussu nógv fólk skulu til at umsita han so vita vit øll at tøkniligur útviklingurin seinastu árini og serliga tíggju árini og tjúgu árini er eg normur altso tøknin hon fer spolandi avstað og tað sum vit høldu halda okøvur gingið skjótt tey síðstu tjúgu árini fara at ganga meira enn dupultskjótt tey næstu tjúgu ella tíggju árini og tískil er tað soleiðis tar sum tað hevr verið upplýst her fleiri ferðirnar á løgtingið eisini haldi eg at tað verður ikki soleiðisnar at hesin radarin staðið einsamallur fer at krevja fimm seks fólk sjálvandi skal onkur sita og avlýsa myndirnar og sovíðari og tað ger mann á sentralum myndirnar verða sendar ja til tey tey neyðugu sum skulu hava hetta her eftirlitið við loftrúminum og ja tað haldi eg eisini upplýst fleiri ferðir á løgtingi at vit hava tryggjað okkum at vit fáa hesar myndirnar í føroyum og kunnu brúka tær bæði til loftferðslu og hvat annað veit eg sum vit nú einaferð skuldu havt búk havt tað fyri neyðuni so tað haldi eg framgingið fleiri ferðnr her á løgtingi at at vitfáa tær myndirnar og so haldi eg eisini a landsstýrismaðurin greiddi frá hvørjar aðrar praktiskar avtalur mann gjørdi rundan um tað at radarin verður uppsettur og rakstur ogso víðari av radarunum her heima tá vanliga viðlíkahaldið men tað verður ikki soleiðisnar sum eg havi fingið upplýst at tað koma at ganga fólk frá meliterinum og ansa eftir radarunum her uppi í føroyum tað verður ikki soleiðis tað verða gjørdar tænastuavtalur helst við fyritøkur her í føroyum sum koma a hava tað vanliga viðlíkahaldi áv einum slíkum hvat
so einaferð krevur takk harra formaður
takkfyri høgni hoydal eina viðmerking jaløgmaður skal so eiga tað at hann royndi at svara uppáonkrar spurningar sjálvt um eg haldi ikki svarinim vóru serliga góð htí at att málið snýr sk set ki sað sum løgmaðuroyni at gera tað til enn einaferð hetta málið snýr seg bara um hvørt tann grundleggjandi vistimann lesur uppskotið tað sum er til viðgerar her og nú tað kundi øløgformar eisini sagt tað er at løgtingið heitar á landsstýri um at legja ta grundleggjandi avgerðina um at seta upp á loftrúinsradara í føroyum til tynsins tøðu teirra tað ertara tað tað sýr seg um og man kann syrja hví vil landsstýri ikki tað mann roynir við óteljandi umgeringum og nýggjum at royna oyna um tað bara til eium fræðar radara og hvørfá sínum hví leggur mann barati tað til løgtingið og tá passar ikki løgmaður sigur hygg eftir norra teir viðgerða hava viðgjørt bara tað síðstu mánaðinr fleiri ferð um tær høvuðstava harnar ú danmark fer sjálvandi at viðgera í fólkatinginu um tær skulu lova amerikanar at seta hernara ípgerð upp up í danmark sjálvandi gera parlamentini tað hví er tað so ringt at skilja

ja øh takk harra formaður eg brúkti meginpartin av røðuni hjá mær til at vísa á hvørji formalitetir eru kring málið at mann so politiskt er ósamdur um málið er ein heilt onnur søku mínari verð fylgja vit stýrisskipannalógini fylgja vit samtyktni til nýggjastu so er eingin ivi um at alt er gjørt eftir teimum reglunum sum eru skrivaðar fyri hvussu vit behandla slík mál eftir mínum tykki tað er ongastaðni tað stendir staðfest at hetta málið av av hesum slagnum sum er eitt trygdar og verjumál sum fyrisovig er eitt felags mál sum ikki er eitt yvirtikið málsøki og tískil sum so ikki kann koma nakað lógarverk av til til til viðgerðar í løgtinginum men ein ella onnur avgerð sum vit í føroyum skulu taka og tað skulu vit fyri fyrstu ferð í hesum málinum og tað er lagt fyri uttanlandsnevndina uttanandsnevndin hevur viðgjørt tað og nú liggur málið aftur á borðinum hjá lands
takkar formaður
so er tað bjarni kárason petersen takk fyri harra formaður og egentliga takk til løgmann fyri ena góða røðu eg haldi at hann royndi eg øllu førnum eftir besta fyrmuni at svara teimum spurningurum teimum spurninguum sum sum undirritaði kjat við sjávandi hetta uppskotið snýr seg um hvørs tingið skal taka støðu til hendan her lofteftirlits radaran øh og nú nevndi løgmaður hetta her við at at landsstýrið skal viðgera saman við uttanlandsnevndina men tað stendur viðgera altso eg havi enn trupult við at síggja hvar heimildin til støðutaka nú er ikki jurist ella nakað men tað er ikki felt á nakað nakað lóg sum sum eg kann síggja í øllum førum so tað næsta tað er tað at mann er nokk so stálsettur upp á at tað verður p á tann mátan sum sum tilbleiv tilboðið bleiv framlagt av donsku stjórni í øllumfrnum í mínum optykki men vistu vt hyggja burtur frá at at radararn er hernararligur og so framvegis í íslandi har hevur mann tað skipað tað eitt sindur øðrvísi íslandi hevir ongant her teir hava

so er tað logmaður ja takkar formaður tað høvdu vit havt eitt eitt bretskap sum hevði viðgjørt slík ting og so víðari so eg skal ikki vera tann sum siga at tað ikki skal vera møguligt men tað er bara soðistar at hetta er ein partur av einum verju í norðurhøvum norðuratlantshavi sum her manglar her er ein gap í sum manglar at vera vart og í tí sambandinum siga vit ókey nú kemur ein radar í føroyum og hann kemur at lukka tað gapið og at fara at uppseta nakað heilt stórt í føroyum apparat til at passa ein radar í føroyum tað er for at fyrst ikki serliga ráskinevndur mínari verð tað viktigasta fyri føroyar má væl vera at vit fáa tað neyðuga burturúr einum slíkum rátara tær myndir og so víðari sum vit eventu elvt kunnu brúka og tað ið yvirtøkar loftrúmið sum eisini hevur kjakað í dag í hesum sambandinum ja kemur mann har til so er kanska hetta ein partur av tíð eisini at mann skal hava enn meira brúk fyri einum rátara men støðan í dag er tann at mann vil hava ein rátara fyri at tryggja friðin og trygdina í heiminum og ikki minn
í føroyum fyri føroyingar
bjørt saman senn takk fyri tað tað er gleðiligt at fáa svar upp á ein spurning sum eg havi sett fleiri ferð nemliga um vit fara at fáa atgongd til hetta tilfarið til teir upplýsingar sum eru tætt løgmann fyri at hanga og svara upp á tað tí tað gjørdist úttarins ráðini ikki men altso tað er eitt sindur gott gjørt tá mann skal útskammast fyri at stríðast fyri at føroyingar hava so stóra ávirkan sum er gjørligt á bæði hesa avgerðina og umsitingina av radarunum tí at heldur fara løgmaður veruliga tað er nøktandi at vit sum eru vald á ting at umboða føroya fólk frætta í miðlunum at nú hevur mann fólkatingin viðgjørt ein pakka og mann hevur sett fýra hundrað milliónir av til ein radar í føroyum sum vit ikki hava hoyrt eitt grammul um vit eftirlýsa bara at vit samla kreftirnar her og skapa eina loysn sum er best fyri føroyar og føroyingar og har vit kunnu samstarva uttan at gera okkum tær eina
søluvørur sum fólkaflokkurin hevur gjørt altso álvara tosar há løgmaður hví roynir mannikki at taka samla kreftirnar her í staðin fyri altíð at spjaða takk fyri
ja akk k takk harra formaður alt rós til bjørt samelsen um at snakka um at gera semjur osanandi og sovíðari men eg havi bara hoyrt frá fyrsta degi av frá tjóðveldi at vit nú skulu ja fyrst ára kanska ivasamt um hann skuldi havt radaran og tað er ein hernaða radari og so víðari at blása tað upp á tað tí var tað ivasamt við blíva bumbumál og alt hetta her bleiv brúkt er tað serliga semjusøkjandi frá tjóðveldi taðó var tjóðveldið sum fórdi tað fram frá byrjan av nú blívur tað bumbumál sum radarin kom eg haldi ikki tað er serliga semjusøkani leggja út við men ongantíð betur um so var at tjóðveldið kundi komið við hísa semjuna um at radarin skal koma men næsta kravið sum so kemur frá millum annað tjóðveldi er at vit skulu visian kemur so skulu vit umsita han sjálvi her heima í føroyum og sjálvi byggjan og brúka fýra hundrað milliónir upp á hann og tað eri eg ikki við uppá tað fáa tit ikki meg til eg haldi tað sum vit gera nú er at vit vísa vesturheiminum at vit eru partur av vesturheiminum og at vit taka við teimum ábyrgdum teimum skyldum sum
tagha nú einaferð viðføri
hennikold fær eina viðmerkingja takk harra formaður eg haldi at fólk líkasum hava ikki gjørt seg greitt at at at tíðin er broytt ófatiliga nógv so sinaradarin stóð uppi á samferli í dag hevur mann radarar sum ja tað pljøðist eingi eg havi tann síðsta radi eg haldi atn verað íns hálvfjerðtan sløgrirna radaruum taðn síðsta pjøðist man noy næstan ikki a hyggja eftir og onkrir danski trólbátar sum sum eru modernaðir hvar skiparninir eru noyddir at at krúvja reyðsbetir hann hevur einaslavu niður á dekkinum beint framman fyri seg meðan hann stendur kryva í reyðsbetu so hyggur hann á radarani sum eg stendur í sambandi við teimur upp tað verður tað sama her hjá okum altso tað verður ikki nakr at okur fara at dansa føroyskar dans rundan um hendan valsignaða radaran enn tríggjar fýra ferðir um árið tí tað er tað er ikki neyðugt púra óneyðugt og og tað sum hendir tað hendir um náttina okur síggja tað tá ið putin klúsar heimuri niður hjá fólki niðuri niðuri í ukurenni so er taðum náttina at hann skjýtir um náttina fyri at fáa so nógv fyrri so nógv drepa so nógv sum møguligt
ja takk fyri hetta er
tí far e bara ein minuttir so er tað løgmaður ja takk harra formaður ja altso tað sum radarin í mínari verð snýr seg um er at verja føroya land og føroyska fólkið og skapa ein tryggleika soleiðis at vit vita hvat gongur fyri seg omanfyri føroyar tað vit siga luftirúnim tað er tað sum radarin mínarverð snýr seg um tað sum eg haldi er áhugavert og líka kanska eitt lítið manglandi svar til bjørt samelsen undanfarna viðmerkjara tað er hetta her er tað nøktandi at danska stjórnin ger eina avtalu orsakað donsku politisku flokkarin ger eina avtala uttan at vit vóru við nei og tað fingu tet eisini at vita frá okkum at hetta her skal aldrin endurtaka seg aftur og vit hava fingið lovað at nú áðrenn nakað verður sett av til føroyar um tað so verið tað í tí nýggju avtaluni umverju í millum donsku flokkarnar so verða vit tikin við í tær samráðingarnar ella hvat tað mátti verið áðrenn tað verður varpað nakað út um hvat skal eventuelt setast upp føroyum tað hava vg fingið lovað og tað hava tey so at vísa
og prógva at tað gera tey frá núa takk harra formaður jatak so fær høgni hoydal orðið
ger sovæl harra formaður tað skal vera heilt stutt eg kann bara ikki standa og hyggja at la sigta sum áskoðarar tá løgmaður fór ting fram sum eru so skeiv sum tað sum hann førir fram bæði viðvíkjandi heimildum løgtingsins og heimildum føroyingar sum heild og hvussu onnur lond fara fram men lat bara byrja við tí fyrsta sum løgmaður royndi at siga har ið hann gjørdi teknaði somu mynd sum eg skilti hann eisini gjørdi at landsfundi sambandsfloksins og kristan andreasen gjørdi nakað tað sama at hetta málið er blivið øst upp av tjóðveldsflokkinum ja tjóðveldsflokkurin hevur sjálvandi altíð sterkar meiningar tá tað snýr seg um at verja føroyskt fólkaræðið men hetta málið er ikki byrjað hjóðalsfokkinum hetta málið byrjaði fyri mínpart við at eg sá í sjónvarpinum í danska sjónvarpinum at nú varkatað til tíðindafundar og har stóðu danski politikarar eg kenni fleiri av teimum flestu hava ongantíð verið í føroyum og boðað frá at nøgtarsamtykt at gera ein sonaarktiskan kaptpakka har sumut varðan radar í føroyum og okkurt í grønlandi og nakrar dronur og so skuldi mann haldi eg loyva amerikansku krusskipini atkoma in í føroya uttan føroya løgting so vit eru fólkavald á av føroyska fólkinum vissu nakað sum helst tað er tað tað snýr seg um síðani hava eg sagt ikkis løgmaður sigur at tjóðveldi er ímóti hesum og og altheta her nei vit hava sagt skal nakar radar gerast so skal hann gerast við samtykt frá okkum og vit halda eisini sjálv vi skuldu reka ein slíkar radar hannknn vera stórur fyrimunur fyri at umsita loftrúmi tað hv vigur sagt frá byrjanin av hví málið hevur drigið út tað má løgmaður so tosa við sínar egnu samgongu um tað er so ikki orsakað av okkara áum at málið heur sigið út so sletti ss ikki og so er ein løgmaður at svara nakr spurningum tað skal hn hava takk fyri men tar en uplýsingarnar eru skeivir altso í íslandi eg havi sjálvur kannað tað har hava tæir sjálvandi lóggávu sum sigur har har íslendska altingið hevur í lóggávu sett hvussu íslendskar stjórnir kann fara fram í samband við hernaramál í samband við verjuogtrygd ella hvat vit rópa tað tað hava teir í norra vistu et fylgja etlítiðsindur við har hava tey havt kallað stórstingi inn í fleiri umførum til at taka allar tera avgerðinar at t tar loyvar nú til dømis at herskip frá øðrum londum koma inn í norra samtykt á stórstinginum í danmark løgmaður siga a teir skulu bara hava fíggjarligu heimildina tað er møguligt men tæir hava heimild ena nógv størri lóg sum langt seðan í smtíðini um hvussu danska verjan virkar vit hava tað ikki her og tað er ikki rætt at tað stendur í stýrisskipanalógnum nakar hernaramál og heldur og heldur ikki annað tað stendur í stýrissipanalógini at landsstýrið hevur heimildina í sáttmálanum ella í avtalum við onnur lond sum sum heimastýrið hevur loyvi at gera so stendur tað landsstýrið kann tó ikki uttan landsstýrisins samtykki gera slíkar avtalur sum sum sum vit hava ræði á ella sum annars hava týdning royni og lesa tann setningin so hví kunnu vit so góðtaka ella ætlað at góðtaka ella hví ætlar ein partur av løgtinginum at góðtaka at landsstýrið bara kann gerahn slíka avtalu um at seta hernar útgerð upp í føroyum og aftur vent u við hví skal løgtingið ikki gera tað fáa eina heimild og tær uplýsingar sum løgmaður sigur nú um hentan her tan hevði ætlaða radaran tað eru ikki upplýsingar sum sum mær eg kunnut eg siti utanlandsnevndini hvussu mann ætlar at reka vit hava spurt ov teljandi fyrð hvat ætlar mann at gera nú sigur løgmaðu tað kanska eva hvat esk gera manning á radaranum jamen hvat er so problemið um at føroyigargeraha og rekan vilst ta var tað sum prproblemið sofyrr segði an tá e manglaði ekspertisa sjálvandi kunn vit j ekka ein radarvisti tað skal til eingin trupulleiki so eg fari bara at mæla staðiliga frá harra formaður at mann roynir at misinnformera altso villueið løgtingið ser øla alvorligt at mann ger tað haldið frá landssins stjórn og ikki gevur rættar upplýsingar tað sum løgmaður segði her var ikki rætt tað stendur ongastaðni síðurskipanalógini at vit ikki kunnu taka avgerðir hennara málum ongastaðni tvørtumál stendur tað at í í málunum sum annars hava týdning alto av tann sm annars hava týdning skal løgtingið geva heimildina og landsstýrið skal tá samstundis eisini leggja fram aðrar lóggávu sum kan hava týdning fyri at útina avtaluna tað kundu tildømis í hesum førunum verið vistu vistu ætlanin er at danir ætla t gea hina raddara sanfelli sum tað var frammanundan skal so vera eitt eitt eittía bjersónasá skal tað so vera eitthernaðurøki sum verður sum verður byrt inni í píkatrái og har føroyingar ikki sleppa inn og tað virksemið sum annars har eingin veit so um landsroyi ætlar at gera tað so krevur tú hvussu e at koma í løgtingið so samanumtikið tað er ikki heimilt at gera tað her minstamark er tað en egvuliga imaso heimild í øðrum lagi politisksa er tað púra burturvið ikki at gera tað tí at hetta kundi skapt eina semju um at alt løgtingið hevði staðiði saman um at sagt fínt viðgeðinda radarafínt
tivirreglan sjálvi og vit fáa eisini nakað burtur úr tí so hendan her støðan er íkomin bara og á leina av av landsstýrinum og orsakað me harra formaður men eg má siga tá eg havi sjáldan sæð nakað so amatøraktivt sum fari eg fram her frá landsstýrismálinum akk fyri so er tað áh tað koma ein viðmerking áry
ja harravet tað ber heilt stutt að er samand við at halgnií heita vísir til stýrismannlóginog sigur at tað stendur ongastíðina haraftur landsstýrið ella løgtingið ikki kann gera samtyktir um um heimnaðumál men so tekur grein eitt í stýrisskiparlóginir berat vili sitera hana so sigur hon soleiðis nar í yvirtiknum málum er lóggávaheimildin lógavaldið hjá løgtinginum og løgmann í felag útvinnandi valdið hjá landsstýrinum dósvaldað er hjá dómstøðunu tað vil siga at stýrisskipanalógin snýr seg um yvirtikið málsøki og tí kann tað sjólin ikki standa har hvat hvat er kann meira siga um trygdan
mál tí tað er ikki yvirtikin takk fyri
harra formaðu tað var løgmaður sum sum vísti til sýrskibønalógna og pástandar heimild við henni at gera avtalur um hennara mál eg vór ikitil grein tveyoghálvtrýss í tíggjasjónarlógini harhaðn tendur tað at landsstýrið samráðist vegna føroyskar myndugleikara í málunum við avtalum við onnur lond og har stendur tó kann landstýrið ikki gera avtalur uttan løgtings samyk ella sum krevja at løgtings samtykkið ferð atverða útyndar og sum annars hava týdning í í mínari tulking sum eitt fólkavaldið føroyskirpolitikara so sjálvandi skuldu í allanstíkaravtalu fyri tingi hví skuldu teir ikki tað hví skal e ein avtala um granskingarsamstarv ella ein avtalanm fiskiváarsamstarv fyri tingi men ikki eina avtala um hernaramál og eingin hevur givið tað svarið enn so tað er tað sum snýr seg um og sokal vísa ti gkein eitt ír skyrðismálalógini um yvirtikið málið s víðari jamen so skal løgtingið vsti mann brúka so fýrakantði eina hugsan sum elgi aprabsen sigur her so kunnu danir bara smekka smekka radarar ella rakettir ella herskipi inn á føroyska firði nær teir vilja
er tað er tað har vit liva í tvey túsund og tjúgu
fær løgmaður orðið ger so vælja takk hara formaður eg eg kann ikki lata veraliga taka orðið og svara aftur uppá tá mann verður skuldsettur fyri at av fyrst takka fyri at svara og so skuldsett fyri at svara skeivt altso tað er líkasum retorikkurin vistu mann er ósamdur so er tað tíma hin mótparturin hevur skeivt men eg má bara vísa á nú var viðmerkjaran framundan gjøgnum forman helgi abramsen inni á hesin her ati hvat stendur í grein eitt í stýrisipanalógini ja tað var júst tað sum eg ætlið mær at svara aftur uppá og nakar tað sama framgongusa eisini í grein tveyoghálvtrýss nú hevur øgiliga brúkt brúkt nógv grein fýraoghálvtrýss stýrðiskipanalógini í grein tveyoghálvtrýss stendur nakar tað sama at landsstýrið hevur málsráðið í førum sum heimastýrinum er heimilað tingast við og gera avtalur við onnur lond og síðani kemur hetta her við uttan samtykki løgsins víðari tað er áyvirtiknum málsøkjum ternaðar verjumál eru ikki yvirtikin og so ja tað er rætt danska stjórnin kundi saktans komið og sagt tyker nú seta tein radara upp á sonnfellið men tá valdu danska stjórnin ikki at gera danska stjórnin valdu ikki bara at koma ú trunnland við ein radara og seta han upp á sonfellið men sendi boð heim til landsstýrið hvat siga tit til at ein radari verður settur upp á sonnfellið svara teg ja so kemur radarin svara teg nei so kemur radarin ikki og hann kemur ikki hvat hendir so við tí kappinum sum er jamen so má mann finna finna aðrar loysnir og tøknin í dag ger tað nokk møguligt sjálvt um tað verður munandi meira umstendiligt og samstundis hava vit líkasum takkað fyri føroyar vit eru ikki ein intigreraður partur av vesturheiminim ta støðuna ynski eg ikki sum føroya løgmaður at standa í at vit vísa vesturheiminum at vit ikki eru við í tí verju aldiansini sum vesturheimirin nú stendur samanum og ongantíð týdningarmikið akkurát í hesum døgum og so fær mann vent orðinum til at jamen løgmaður segði at heimildin lá her og har altso eg segði tað at í grein fýraoghálvtrýss stendur júst tað at tað er í í málum av slíkum slag er tað í samráð við uttanlandsnevnd løgtingsins av landsstýrið ráðførir seg og tað hevur landsstýrið gjørt í hesum málinum landsstýrið hevur ráðført se við uttanandsnevndina enntá í fleiri umførunum hevur landsstýrismaðurin ini í uttanandsnevndini og lagt fyri hvat liggur í hesum hvat er hefta fyri radari og sovíðari og tað er tað sum eg haldi mann hevur gjørt sambært okkara galdandi reglum at arbeiða eftir tað mann hevur eitt annað endamál kann mann siga við at taka føroyar úr ríkinum so víðari tað havi eg respekt fyri men tað er bara ikki tað hetta málið her snýr seg um hetta snýr seg um at skapa tryggleika fyri føroyaland og fyri føroya fólk og enntá fyri at verja friðin í heiminum tað er tað sum hetta málið snýr seg um fyri meg fyri mítt viðkomandi og ikki sum tjóðveldið roynir at gera tað til at vit eru bumbin mál og brúkaøsalt upp við og skapa kannmann sga et sindur órógv um ríkisfelagsskap og sovíðari tí tað er tað sum tjóðveldið legði út við tað haldi eg ikki serliga semjisøkjandi og savnandi at fara tann vegin í eitur rykki
takk harra formaður
ja bjarni viðmerking takk fyri formar nú haldi eg sjálvur at eg siga í úttalasini frá donsku stjórnuni bæði kyni bramsen og metti frederiksen og onnur um at vit hava endaliga avgerðina og at við siga nei ja men so fer mann at virða tað tað haldi eg er tað royna teg aftur tí sum løgmær sjálvur sigur so er tað ultermatift danskt málseki so og tey hava avgerði tití viðvíkjandi men vissi mann tekur grein fýraoghálvtrýss á son man má jú minnast til nei orsaka tað er tað er við at mann tað verður argumenterað fyri at vit kunnu ikki lata løgtingið taka støðu til hetta tí tað er ikki yvirtikið málsøki so tað er itt sindur líka mikið men summa tað væl saktans vera galdandi eisini fyri landsstýrið og uttanlandsnevndina vissi tað er tað at heimildin liggur ultermativt hjá danmark so blívur svarið hjá landsstýrismanninum í prinsippunum púra innantómt u
irrelevant
ja takk harra formaður ja tað er púra rætt sum bjarni kárasum petersen sigur her svarið í prinsippinum er fullkomiliga líkamikið men í veruleikanum er tað ikki líkamikið tí danska stjórnin hevur fraferð víst á bæði millum forsætsráðharan og løgmann millum uttanríkisráðharan og okkara uttanríkisráðhara jenis arana víst á at siga tig nei til radaran so kemur einki radar

ja so er ta høgni hoydal ja harra formaður eg veit ikk um lata nyttar at blíva við at at tá i vit tosa út frá so ymiskum veruleikum altso tjóðveldi hevur sagt ja ikki bara tjóðveldið men teir flestu flokkar søgdu tað í í kalda krígnum vóru føroyar bumbumál tað bleiv stagiliga afturvíst r akut sum løgmaður ger nú tað er so prógvað at tað vóru føroyar at tað fyrsta bummumálið tað er prógvað vist mann lesur frágreinar ú kalda krígnum og sjálvandi verða tað bumbumála ista hava eisini serfrøðingar sagt har sum kanskað løgmaðu rurtað meira eftir tá sjálvandi verða eittbumbumál orsakað tí tað sum vit hava sagt at tað at taka avgerð um at seta hernaðar útgerð upp í føroyum sum eisini kann gera føroyar til eitt bummumál efta álípsmál tað má sjálvandi tað fólkavalda á tingi í føroyum taka støðu til punktun
hví eg løgdi mær ímóti tí
løgmaður ja takk harra formaður ja fyri aðru ferð innan fimm minuttir roynir viðmerkjaran høgni hoydal at leggja mær orðið munnin eg havi ikki avnoktað aft ur eitt bumbumál eg segði tað at tjóðveldið royndi øsaalt upp við at tað var eitt bumbumál við skapt og so víðari og tað leggur hann til at eg havi sagt nakað annað men lat tað so fara men tað sum er umráðandi fyri meg er og var frá byrjan er at vit kunnu viðgera slík mál við tí álvara sum tað er og fyri mítt komandi er tað í hesum málinum blívur til øgiliga nógv meira og annað enn tað sum málið snýr seg um tí í mínari ver snýr málið seg um at skapa trygd fyri føroyar føroya land føroya fólk og ikki minst eisini fyri at skapa frið í heiminum tað hevur verið tað sum hetta málið í mínari verð snú seg um líka frá byrjan av
stakkasanna ja høøgundí heitaalud fær orðið aftur men spurningurin merkir orðið
orðaskiti r ongur er ring ger sovæl nei haranformar eg ætlaði bar at takka fyri orðaskifti tí eg haldi at mann kann staðfesta tað man kan taðfesta at tað sum var høvuðsgrundgevingin fyri at løgtingið ikki skuldi taka støðu til etta týdningarmikið mál sum hernaðar útgerð í føroyum tað var at mann roknar ikki við at at løgtingsfólk fóru før fyri at viðgera slíkt mál uttan at viðgera trúvnaðarupplýsingar tað má so l var prógvað í dag at tað er ikki so tað er ikki so sjálvandi megnar hetta løgtingið her at viðgera heilt grundleggjandi spurningar um hvør hevur heimild at taka avgerðir um mann skal gera tað og hvørjar avleiðingar annars eru av tí uttan at viðgera trvnaðarupplýsingar so tað argumentið er farið so tískil hevði eg ynskt at løgtingið nú tá hetta málið fyri nevnd viðgera hatta vísti løgmali óttast fyri tað skal skapa øsing eg segði tað haldi eisini við viðkrisjan andreasen og onnur at vistimann óttast fyri tí jamen hvat so við t atat taka undir við ella royna ella royna at hugsa sjónarmiðið at mest týðandi avgerðir fyri at fólk eiga at takast av tí fólkavalda tinginum í tí landinum eg eri sannførdur um at tað hevði verið ein rætliga stór semju um hvat mann skal gera og tað vil siga visti mann góðtekur ta premissuna so hevði mann ikki fingið tað sum løgmaðið óttast fyri nevnigandi øsingmondamáli so eg spyrji aftur og havi ikki fingið svar enn eg vónii onkur n kan svara tí undir nevndarviðgevini seinni hví skal hetta løgtingið ikki taka støðu til tær grundleggjandi heimildina at byggja loftrúns radara ella aðra hernaratgerð í føroyum hví
tikki og svariði flýgur enn í vindinim ja so er tu ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í uttanlandsnevnduna og vit fara nú til løgtingsmál nummar hundrað og nítjan altso skráin er broytt ja hon verður broytt við hesum tað er soleiðis at løgtingsmál nummar hundrað og fýraogtjúgu stendur fyrst men tað er biðið um at tað fer afturum so at vit fara nú at viðgera løgtinsmál nummar hundrað og nítjan tað er ætlanin men t klokkan eg nokk so nógv nú fá tat at síggja hvussu nógva tíð er tað tekur so vit fara undir mál hundrað og nítjan fvað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtinslóg um barsisskipan barknslógin fleksfarloyvi yvir tvey ár rætt í samband við prematur ella deyðfødd børn rætt undir arbeiðs ella lestrarvondu við meira skal e spyrja biðja um framsøgumenn ella framsøgufólk beini johannesen er fyri fólkaflokkin kristianna vinter poulsen fyri javnaðarflokkin jóan dahl fyri sambandsflokkin bjørt samuelsen fyri tjóðveldið bjarni kárason bleiv steffan klein poulsen fyri miðflokkin bjarni kárason petersen fyri framsókn beini johannesen
takk fyri harra formaður jg eteit upskot frá bjørt samulsen um broytingar í barsisskipanini og bjørt samussen hevði eittlíknandi uppskot meini eg fyri tveimum árum síðani har nakrar av hesum tættinum blivður nevndir estur tá og sigeg hyggi tingini ígjøgnum herpeint fór at skunda upp so so nevnar mann til dømis tað at mann skal hava rætt barspening vissu tað er talan um prematurføtt børn og eisini deyðfødd og har meini eg at tá tað kemur til deyðføll so hava hava foreldrini rætt til barspening og tað er kanska nakað ið landstýrismaðuin kanin kanska koma nærri inn á antin viðgerðini ella í nevndini tá tað fer harbeint men tað meini eg at tað er nakað sum foreldri hava rætt til

at sólvut nólsoy landstýrismaður í almannamála hann hevur so lagt eitt uppskot fram um sorgarfarløgu tað er so galdandi fyri børn yvir eitt ár hvørfalt og har mann kann fáa fara í farloivis sum á misvórabarn eitt etrsparn so at akkurát harpeint so eg ivist eg í kurat um um ikki heimild er fyri tí tá tað kemdur deyðføll børn meðan tað er prematur har tosa monn kanska um nær bars tín kann byrja og veit ikki akkurát hvussu ásetingarnar eru vat tá tað kemur til tað men so er eisin spurningurn um tað er nakað sum barsskipanin skal ofta ella um tað eru n kanska onkur onnur sosial skipan skal lofta akratíð men tað er hvort fort áhugavert at viðgera og tað sum mann leggur upp til nokk so stóran part av hesum her uppskotium so er tað tað at mann skal hava eina fleksskipan tá tað kemur til barsil og tað er millum annað tað at tær tveyoghálvtrýss vikurnar tú hevur tað kanst sú so spráða yvir tvey ár og fyri sovið so haldi eg sjálvur tað at hyggi at barsskipana gera meir smidliga tað er hvørfalt nakað tað er nakað mann kann hyggja eftir tað sum mann sjálvandi skal hava eg menti tá tað er sjálvandi tað ata millum annað tað at hetta er forholdinð millumforeldrur úr arbeiðsmarknaðin at tað tað skal vera verandi gott at tað eg ikki so sær at mann fer inn og út av arbeiðsmarknaði alla tíðina uttan nakað sum helst og sum eg haldi eisini viðmerkingrarnar til lógurnir siga so skal tað vera ok so greitt hav man hugsar um har mann hugsaur um tað atfara inn og út í tvey ár eg eri ikki kikkur upp á visu mann ger tað um tað er rættat leingi tað yvir tvey ár men vit høvdu í samgonguskjalnum ein orðing har vit siga at tað barsusskipanin skal gerast meir smidlig og

og tað er millum annað kanska ein avbjóðing hjá summum tað fyrstu tíðina tá ið børnini fara til innkoyring í dagstovnum og aðrastaðni at at tað er kanska ikki tað sama at at tá er mann kanska noydd til at taka partar av ferðini og annað so at mann tað at tosa sum at gera bassihen eitt sindur flemeir fleksiblar tað er absulutt nakað mann burdi tikið upp

at tað er ikki óvanligt tað at tá onkur er kanska er í lestri ella júst liðugur lestnar at mann so verður foreldur og atið mann ikki hevur havt eina inntøku so er tað jú so sær at ella eina áinntøku kann man siga so hevur man ikki rætt tilbarsfarloyvu har er tað kanska onkur um føroyngum sum sær at onkur sosialskipan tekur yvir men hetta her uppskotið tað legg so upp til at mann skal kunna fáa tað

og tað er ú sjálvandi tá mann betalur inn so fær mann eisini rætt til at fáa út og har er tað eisini eisini mann kundi viðgjørt tað ertá mann tosar um lestrarstudning hann er jú skrattafríi um skuldi hann verið partur av sum skrásett áinntøka

tá tað kemur til at fáa útgjald úr barsiskipanini at mann tosar um tað hyggur mann altíð eftir áinntøkuni og eisini eftir begineinisjástøðvinnureklandi hvur tekna trygging so kundi mann hugt at ainntøkuni hjá hesum her fekkskrásett lestrarstudning sum sum er skaddafríur sumaintøka so verður tað roknað við inntøkuni hjá viðkomandi tað kundi verið nakað umann og hugti at haldi eg sjálvur

tað sum vit hava líkasum sett okkum fyri í hesari samgongu tað er hvørfalt fyrst og fremst tað at leingja skipanina til fvey oghlves vikur tað hvar so gjørt og vit nevna eisini tað at í samgonguskjalnin a gera meira smidliga skipan og hetta her uppskotið hevur so eina loysn eg veit ikki akkurát hvussu hoyri eg fyri at langja eð heilt til tvey ár men eg haldi at hetta er absolutt nakað mann burdi viðgjørt mene hetta málið fer so í vinnunevndina og har skulu fáa ein góða viðgerð og ja eg havi sum so ikki so nógv
annar at leggja afturat hesum málini takk fyri frú forkvina
takkin viðmerking frá bjørt samelsen gersuvæl takk fyri ja aso nú er høvuðsendamálið við hesum uppskotunum er at gera skipanina meira smidliga til gagns fyri barnafamiljurnar men eisini fyri arbeiðspláss sum kanska ynskja tað hetta við deyðføddu børnum eg eg haldi ikki heilt at tað verður loftað av hasum sorgarfarløgunum eg halda er heilt hvør sítt tí at tað sum er í dag tað er at tað verður praktiseraðupá hendan máta men heimildiner ikki greið í lógini tað er hvussur tað sum vit hava fingið upplýst um mann mann mann praktisera tað skal lógin verða greið men men men tað kunnu vit jú fáa lýst betri í vinnunevndini kanska men hetta við at gera skipanin meir smidliga sumvit faktisthavatlagt uppskot fram um tey seinastu tíggju árini í veruleikanum vit hava lagt nógv uppskot fram um tað onga enn er tað ikki lukkað at felgja at fáa okkara egnu samgongu við upp á tað hevur mann nakrar konkretar ætlanir er u man gongd við okkurt sum mann sum mann ítøkiliga ætlar sær at gera tí eit hondini er tað næstan allir flokkar sum
sum tað men tað er enn ikki gjørt takk fyri
ja takk beini johannesen eg eri samdur við bjørt samonsen um tað at tað er ikki serliga greitt akkurát tað við deyðføttum børnum og hvat fyri rættindin mann hevur tí at húgvmandi barnslógina so eri kanska ikki nakað mann akkurát sær beinleiðis har beint og eg hugdi so at uppskot um sorgarafarloyvi har har nevnir hann so í viðmerkingunum um tað at barsskipanin loftar teimum sum eru deyðfødd og akkurát hvar tað veit ikki men tað burdi mann hvortfalt fingið greiða og tá tað keur til smitiliga skipan so ja eg evi hvørtvfart verið tilhangar av tí at mann kanska ger tað onkursvegna smittligar eisini solei sær at familjurnar kunnu seg betri men eg haldi sum er so ligfyrileigur ikki nøkur konkret ætlan um tað sum er beint nú sjálvt umtað stendur úr samgongusjagnum at mann ætlar at arbeiða
við tí takk fyri ja takk næsta røða er christianina wintar poulsen
ja e vil viðgera eitt uppskot um at gera broytingar í barsilsskipanini sum bjørt samuelsen vegna tjóðveldið hevur lagt fram og uppskotið snýr seg um at broyta barsilsskipanina soleiðis at hon verður meira fleksibul og tað skal snúgva seg um ella broytingarnar tær fevna um fleksfarloyvi yvir tvey ár rætt í sambandi við prematur ella deðfedbørn og rætt undir arbeiðsørindum og lestrarørindum og eg haldi at hetta uppskotið sær spennandi út hetta er og eg haldi tað sær út til at hetta uppskotið hevði gjørt gerandisdagin hjá barnafamiljum familjum sum er so hepnar at hava fingið eitt barn hevði eg gjørt tað kanska meira meira smidligt gjørt teirra gerandisdag meira smidligan

tað er at tað er ein av okkara fornæmastu skyldum tað er at veita tær vælferðartænastur sum ger at ung foreldur ungar familjur ungar kvinnur hava góðar møguleikar til atstovna familju og at fáa børn

og millum annað tíð er tað ein tann fornæmasta uppgávan hjá okkum sum vælferðarsamfelag at vit skipa samfelag har tað fyri kvinnur um tæir fáa børn ikki merkir at teir mugu siga faravæl við arbeiðsmarknaðinm tær skulu kunna bæði bæði fáa børn og hava eina atgongd til arbeiðsmarknaðin hava møguleika til at hava eitt meiningsfult og spennandi arbeiði royndir frá øðrum londum vísa at um vit noyða kvinnur at velja millum atfáa sær familju at fáa sær børn ella at fáa sær karieru eina yrkisleið so velja tær arbeiðið vit síggja tað í týsklandi vit síggja tað í italian har hava kvinnur ongan livandi møguleika fyri bæði at hava gevandi og spennandi arbeiði og at fáa børn og vit síggja hvussu lág burðartølini eru í hesum londunum og í nógvum øðrum londunm í europa lukkutíð eru vit í føroyum ikki í tástøðuna okkara kvinnur eru óalmindiliga raskar til at fáa børn hog eg haldi tað at millum annað tí er tað øgiliga viktigt at vit taka tað í álvara hvussu vit gera eina meira fleksibla barsilsskipan javnaðarflokkurin hevði eisini eitt uppskot um eina broyting í løgtingslóg um barsisskipan hetta var í tvey túsund og nítjan

leingja barsilsfarlovið á tann hátt at tú kundi sjálv velja um tú fórt kanska í hálva tíð í í barsil og so fekk tað útgjald sum samsvaraði tú kundi ella um tú tók tað sum tað er nú og tað er eisini ein ein máti at fáa ein eina fleksibla barsilsskipan

av hesum máli av at røkka hesum máli tað er at fáa eina betri og smidligari barsisskipan

av øðrum av øðrum viðurskiftum øí uppskotunum sum javnaðarflokkurin legði fram í tvey túsnd og nítjan tað er

mann skuldi gera tað møgligt hjá foreldrunum at taka umsorganardagar sum skuldu kunna brúkast til og við at barnið er sjey ár hetta uppskotið og uppskotið hjá bjørt samuelsen sum hon hevur lagt fram í dag høvdu gjørt tað munandi lættari hjá barnafamiljum at búgleika sum tey ynskja og sum tey vilja og hetta eiga vit at taka í álvara sum bjørt samuelsen segði jáðni til eina viðmerking hjá til beina johannesen ati øll hava tosað um tað í nógv ár atbarsilsskipanin skal gerast smidligari men tað kemur ikki ordiliga

at mann velur hvussu leingi mann vili altso at mann velur nær mann vil taka fara í barsil og sjálvandi í í samráð við arbeiðsgevaran mann gevur mann gevur arbeiðsgevaranum greiði boð um hvar ho ey yski hvørji ynskini eru og so velja foreldrini sjálvi hvussu tey vilja skipa sítt barsilsfarloyvi og so svara útgjaldi til hesa skipan

nakað sum bjørti samuelsen skytur upp tað er tað at foreldrini kunnu brúka barsilsfarlagvið samstundis og tað er nakað sum ikki ber til í dag og eg veit tað at tað eru fleiri foreldur sum eftirlýsa hesin møguleikan øog nakað annað sum bjørt honi skjótir upp tað er tað at lesandi sum búgva og lesa í føroyum og fáa studning frá sturna hava rætt til fast ásett barsilsgjald sambært hesi lóg hóast tey ikki eru fevnd av útrokningargrundarlagnum

flyta burtur í eitt tíðarskeið flyta til útlandi í eitt tíðarskeið tey skulu tá tey so koma aftur so verður tann tíði tann tíðin tey búðu í útlandinum ikki roknað við í útrokningargrundarlagi so hrer nógv spennandi nógv spennandi uppskot hjá bjørt samuelsen og eg vóni tað ati tey sum koma at viðgera hetta uppskoti teyi tey geva tí eina góða viðgerð í øllum førum fleksibilitetir góðar vælferðartænastur sum á ongan hátt forða fyri at mann bæði kann fáa børn og hava eitt gott arbeiði og umframt aðrari vælferðartænastur tað eiga vit veruliga at fokusera uppá og vónandi verður tað ikki eitt arbeiði

taðvar ein viðmerking frá bjørt samelsen ger sovæltakk fyri eg fari og takka khristianna vinter poulsen fyri eina ógvuliga góða røðu ógvuliga jaliga røðu har hon vísir á tørvin á at mann ger barsusskipanin enn betri enn hon her í dag hon er rættiliga góð ø eg kundi hugsað mær spurt um altso hetta við ati tað má gera skipanina soleiðis at mann kann brúka tað meira sum eit klippikort á hesa her hesa her barsisskipanina yvir á longri tíðarskeið onkuntíð hevur hava summi ført fram at at tað er for trupult fyri arbeiðsgevaran men eg hugsi akkurt sum at arbeiðsgevarin eisini færin fleksibilitet har við tí ofta eru tey kedd a hava kmissa ein ein kanska eina dugnaliga kvinnu í eitt heilt ár ø eg hugsaði um kristianna vinter poulsen gjørt sær nakrar tankar um tað sum um
um positivitetin fyri arbeiðsgevarar eisini
geja tað er so altso at tað er skyldan hjá einum arbeiðsgevara at skapa góðar karmar eisini fyri kvinnur sum skulu hava barn sum skulu í barsil sum sðn aftur skulu aftur til arbeiðis og eg eri sannførd um at um so er at tann unga mamman sum hevur hendurnar fullar veit at arbeiðsgevarin ikki sær tað sum ein forðing at hon fer hon fer í barsil so verður hon nøgdari og eg eri sannførd um at hon fær betri hug til at at fara aftur til tann arbeiðsgevarin og hetta við fleksibiliteti arbeiðsmarknaðurin í dag er eyðkendur av fleksibiliteti og tað krevur eisini av arbeiðsgevaranum at tey gera teirra allarbesta fyri at fáa arbeiðsfólk at trívast tað eru øgiliga nógv fólk sum aftan á korona hava valt at sagt siga arbeiði hjá sær upp tí tað havar sæð at tað eru onnur ting í lívinum enn tað at arbeiða so tað setir nýggj krøv til arbeiðsgevarin um at veruliga at spenna seg út fyri at taka atlit at eiðs av teimum sum arbeiða og eisini av teimum sum sum velja og eru so heppin at fáa børn so tað ivist ikki í at tað er ein frálík
ókey loysn hetta við klippikorti takk fyri næstur at røða er jóhann dahl
eina fleks skipan eitt barsusloyvi sum bjørt samulsen hevur lagt fram har ið mann mælir til at mann gera fleksk farloyvi fyri yvir tvey ár og rætt í sambandi við primotur altso fortíðliga fødl børn ella deyðfrødd børn og rætt undir arbeiðs ella lestrarørindvum meira

tað gongur stuttin út upp á tað at mann fer inn og ger skipanina meira brúk bara fyri bæði foreldur kann mann siga meira fleksibla sum tað eisini liggur í orðini flekskbarzul soleiðis at at foreldrini í ein tíðarskivi prá tvey ár kunnu brúka rættin til tað lenta barnsilsloyvi í tveyoghálvtrýss vikur og prisenteraður uppskotinum sum verður sagt at skot verður upp at barsils vikurnar kunnu dríggjast og brúka sum kvota ella klippikortskipan yvir tvey ár at foreldrini bæði gera sjálvi av nær tey at brúka ein ein sín part av lymtu barsisk kvotuni og til ber eisini hjá foreldrunum at brúka part av kvotuni samstundis tavisið a tey kunnu verða saman

og at tilber at taka farleigasaskipanini hjá ein er til domis viðr útbúgvingar ella arbeiðsørindum uttanlands uttan at missa aftan upp spar tað rætt og at fyri prematur ella uliga fødl børn sum byrja barsskipanin ikki at telja fyrr enn barnið verður útskrivað av sjúkrahúsi og fyri foreldur hvørt barn er deyðfødd ella doyr í barsins tíðini at tey hava sama rætt til barsinsloyvi og barsisk pengar eg haldi sjálvur tað at skipanin sum tað var lat upp til her ljóðar skilagott og og mann kann siga ella spyrja hví eg hevur mann ikki í undanfarnum áðrunn framt eina slíka fleksiplað skipan tí ati eg trúgvi neyvan at hon vil kostúkum meira enn tan skipanin sum er í dag tað haldi eg ikki ikki m síggir tú at síggja uppskotið hetta er bara meira spurningur um hvussu man deili tíðina í eina periot upp á tvey ár so eis at bæði foreldur hava møguleika til upp á ein smiddiligan máta at kunna brúka sína sína barsistíð sum tað passað teimum best soleiðis at tekna tillaga tað eftir sínum tørvi báði arbeiðsmartaðini ella bestaher í lestri og so liggur eisini í tí at tey vistu vera í lestur at tú ikki missir rættrin til útgjaldið vegna útbúgving tað haldi eg eisini er er er nokk so skilagott at mann tekur tað upp eisini at at tú

tú ikki kemur kemur verri fyri orsaka tí at fær eitt barn ella skal

tað verður skotið uppi her at mann ásæt reglulig fólk sum fara í útbúgvingar ella arbeiðsørindum uttanlands so at hesi unnuhalda fram í skipann uttan at missa uppspardan rætt meðan tey hevði úttlat ella at avmarka tíðarskeið

tað hevuru eisini tosað um at mann skuldi hækka markið her markið í dag eri í fimmogjútúsund krónur og tað verður mett at vera forlítið sambanrd lupskustillaranum tá tað fór at fór at vissur tað at tað fóru at vera færri pápar sum koma at fara í barsins loyv farloyvi orsakað tí at teirra inntøkur sa sýnivís komma bleva munandi skerdar við at fara í barsilsloyvi tað vildi halda teimum frá at at gera tað og tað er kanska eisini nakað í tí

farlag verður ikki høvdu serliga nógv brúkt av pápum pvussu tað ikki teimum sum hava

fer inn og eventuelt hækkar gjaldið frá fimmogtjúgu upp kanska mars fimmogtretivu túsund um um mánað tað var sjávandi poptíða tað hin evndan aftur tað atmastan sýnus enda við tí at barsis gjaldið sum verður kravt í dag sum sýnus el skal hækka um mann ikki ætlar at tøma barsins grunninum fyri pengar la ella hvussu at gera tað t teimum fer í rætt sum eg segði tølin bla reyð tað er ikki meinigin tan skal vera hann skal hvíla seg sjálvum eg haldi sjálvu a heta er eitt áhugavert uppskot sum bjørt samelsen hevur lagt á tingborð her og eg haldi a absolutt tað at mann eigur at viðgera tað og og fáa umrøtta við teir partarnir sum vara av skipanini eisini og hoyra teirra meiningar um hana og fáa innkanningar frá fólki sum kanska kenna til tørvin betri enn enn eg geri hvussu hetta kundi verðr skipa hvussu munnu reina finna út av um man ki kann fáa konsensus um hvussu mann evintuelti kann fáa hetta málið

framtí verki politiskt eg haldi hettað hetta er gott uppskot haldi eg og hetta burdi ver eitt uppskot sum tingi sum heild kundi tikið undir við tí at hetta er bara til gagnis fyri barnið tað er væl soleiðis ati tað er væl barnið sum okur altíð hugsa um tá mansn naka um barsul tað er tað er taað sum hevur tørvaðt sínum foreldrum ogog tí er tað væl tað sum skal verað fokus at tað kann kunna læra við foreldrini at kenna heilt frá raføsuliga avso okur fara at geva esum málinum eina góða viðgerð í vinnunevndinihr
túka hkerdir har frá takk fyri som morguna ja takk her
vr eru viðmerkingar bjørt samuelsen gersovæl takk fyri ja takkaði johandal fyri eina góða røðu hannspurdi mann kundi spyrja seg sjálvan hví han invar komin fyrr og tað erórelevantr spurningur tí at tað eru tað er faktist nokk so nógv ársíðani eitt líknan lógar uppskot at vit løgdu tað fram øtað var eisini undan undanfarna samgongu og hví gjørdu vit tað so ikki í undanfarna samgongu tað hangdi hekk kanska saman við at tann landsstýrismaðuri sum umsæt a helt tat hava størri týdningarraðfesta longdina sum nú er ann landsstýrismaður eisini tykist hava hildið og og og og aðrar broytingar meni tað virkar hesi árini sum um at tað er blivið meira ella minni konsensus um á næsta stigi er at bøta skipanina til gera hana meira smidliga so hon passar betri til teir ymisku familjurnar so at t eg spyrja jon dal um um um um hann veit um landsstýrismaðurin nú verðandi landstýrismaðurin
ber við nøkrum líknandi
jaak jóhandal gersovæfjarð saman saðn gjøgnum forkvinnuna nei eg veit ikki um landsýrsmaðurin arbeiðir við nøkrumítøkiligum í sambandi við barsiskipanina og tað er rætt sum bjørt samalsen eisini sigur at okur hava jú øllum síu árini roynt líkasum at fokusera upp á at fáa barsins tíðina til tað hon er blivin í dag báði frá tí eg sum landsýrsmaðuri sínm tín sæt í hesum málinum her tí høvur tykur eia aðra avbjóðing tað var eisini tað at pengakassan pengarnir fóru jú í landskassan ístaðin fyri kanska tað kundi verað farnir meira í í eitt barsisk grunn og og mann fekk teir seg aftur og so tíðliga kur lógina tá og fingið longt longt við nøkrum vikum og so hevur samgongan aftaná okum eisini longt við nøkrum vikum og nú ekkur komu so har til at okur hava fingið síðan síðan tvey túsund og ja ig ní víki e k bí iki á katali men hvussu er fram til dagin í dag er okur komnir har tá a tú hava okur altso eina eina barsisskipan sum sum eg komi upá eta ár og tað haldi eg eri allaru vert ha ætlilaðga at náa og tað havaokur nátt so nú er tein spurningur um at fáa tíðliga nøkur ting o eghaldi tað e skilagott at mann hyggur ípp osi tingini her nú fyri at gera skipaninar kanska meira tilpassaða til til til til nútíðina og til tann tørvin sum sum foreldur hava at kunna
stilja tingini og skilagottur ja takk so er tað
rósa samuelsen takk fyri frú forkvinna eg haldi eisini sjálv at hetta er rættiliga ávart uppskot og tað sum vit kenna til í alt ov stóran mun tað er tað at vit hava skipanirnar sum fólk skulu tillaga seg til heldur enn tað er skipanin sum skal tillaga seg til tørvin hjá í hesum førum familjuni vit hava fingi longt barnsburðar farlaðvi upp til eitt ár men vit hava enn ikki oyramerkt pápakvoti og hví vit skulu hava javnvágina í familjuni í familjulívinum og tað skal vera smidluligt so má vit eisini hugsa um tað at eisini fáa eina pápakvoti solei sær teir tryggja er at fara í barnsfarloyvi tí at tað er kanska tað sum manglar til tað at teir skulu hava ein trygd fyri at kunna fáa loyvi at fara tí tað er ikki líka væl sum tað er aðrastaðni sum tað er her so er tað ikki nóg
akseptera at pápin fer í farloyvi ja takk
jandal ger sovælintrigvu av tí at teir teir pápar sum kanska hava almenn føst størv í størri mun kanska fara í barsil enn teir sum eru í privatu vinnuni tað er mítt inntrykk oguttlendingarn siga tað hundrað prosent av desum meg eg havi remma hjá tann haldandi er og og sjómen tildømis sum eru sum eru úti í og ogí vinnu teir eru øgilga sjáldan haldi eg í barsils í barnsinsárløg tí at at umsøna kanska hjá teimum eisini gera tað at teir ikki síggja seg fara fyri at fara tað so hvørt tað skal vera ein kotasett á ella ikki a tað eg havi sjálvur altíð vrið ímóti at gera kvotur tað más ikkiakkurát sum her báði tá a kemur ilata her e a tá tað kemur til at hvussu mann skal velja nevndarlimir og annað eg haldi tað skal vera rímliga fríðt hvussum ank ger tingini men tað er møguligt at taðer tað er nakað sum mann skal umhugsa eisini hvussu mann frameftir syrgir fyri at at páparnir hava oyramerkt eina ávísa antal av vikum til til sýn fyri at fara í í barsin men men pengarnir eru ein relevantir partur a hasnari eisini tað er at tar havar kanska mist eina rúgvu av pengum í inntøku við tar at hokur hava fimogjútúsund krónur
markið so tað er tað ja takk næsta røða er bjørt samuelsen ger so væl
ja nú komi eg í harða kapping við tíðindini sum byrja nú so tað er spurningurin hvussu nógv hvussu nógv lurta men hetta var uppskotið um at broyta barsisskipanina sum eg havi lagt fram vegna tjóðveldið

eitt uppskot sum fyrstu ferð koma á ting fyri nøkrum árum síðan og tað er so broytt nakrar ferðir henda við hinvegin men heta eit lógaruppskot sum er gjørt frá grundini av upprunaliga við einum saman við einum dugnaligum løgfrøðingi sum hjálpt til at fáa gjørt hetta her og eg framhaldandi royna at arbeiða fyri óðansa hvør samgongan situr at hesi prinsippuni koma inn og eg haldi at tað gleðiliga hevur verið ati nú hevi javnaðarflokkurin eisini eitt uppskot sum av hesum við í fjør so har nærkast vit í øllum førum og eg haldi eisini at gud viti um ikki samgonguskjalið nevnir okkurt um fleksibla ella hvussur meira smidliga barsisskipan so kanska byrja vit at nærkast

meni høvuðshugtakið í hesum uppskotinum er hetta sum sum vit rópa fyri fleksk barsil og fleksk parsilmerki sá at tú yvir eitt áramál upp á tvey ár kanst brúka hesa her ja nú dámar mann væl tingini at tosa um kvotur mann kann brúka líkasum tær kvoturnar av barsilsvikum sum eru settar bæði til mammu og pápa og og felagsskotuna og tú kanst brúka haina nógv meira smiddligt enn í dag og tú kanst brúka hanna yvir á longri tíðarskeið og í tí liggur so at tú hevur í dag lógarfesta rætt til eitt ár farloyvi so hevur tú eisini rætt til eitt ár við endurgjaldi fyri løn um tú ert partur av barsilsskipanini sum øll sum eru á arbeiðsmarknaðinum eru tey sum arbeða privatu vinnuni sum eru sjálvstøðugog vinnurekandi eru partar av barsskipanini um tey teknað eina trygging ein trygging sum hendan samgongan kostar fimm hundraðkrónur fyrr samgongan hækkaði hana til trý túsund men tað er framvegis ein rættiliga bílig skipan í mun til vismann samanbera við at vit betala ein ein prosentprosentsats av øllum lønum og tað gevur arbeiðsgevarin eisini altso ein arbeiðsgevar sum fólk í starvi betalir eitt ávíst gjald av øllum lønum eisini inn í barnsburðargrunnin so tá vit skjóta upp er at barsilsbignarn dríggjast sum brúka sum kvota ella klippikoyrtsskipan yvir tvey ár og tað seinna árið skal so verða í semju við arbeiðsgevaran tavilsi tað seinni tú kannt bara strekkja tað yvir tvey ár um arbeiðsgevarin hjá tær er við upp á tað og í fleiri førum um vil arbeiðsgevarin eisini halda hetta vera eitt gott hugskot tí so kann mann varðveita fólk á arbeiðsmarknaðinum lutvíst eisini tað fyrsta árið og kanska ikki missa kompetentakreftir og í uppskotnum lggum so eisini at foreldrini bæði gera av nær tey brúka sín part av løntu barsalskvotuni og tí ber eisini til hjá teimum at velja nú eru vit í farloyvi samstundis tað kann mann ikki í dag og tað haldi eg foreldur eiga at kunna at velja tað ber eisini til at sambært uppskotunum at taka farloyvir frá skipanini tá ein er útbúgvingar ella arbeiðsørindum uttanlands uttan at missa tann uppsbarda rættin og eg haldi akkurát hetta er nokk so umráðandi at fáa inn tí ati vit liva í einum landi har ein rættiliga stórur partur av okkara ungu fara burtur at lesa nógv hava verið í arbeiðsmarknaðin um nøkur ár áðrenn tey fara burtur at lesa men vit a vit hava vit livað eisini át landi har tað er rímiliga vanligt at mann fer kanska eitt hálvt ár ella eitt ár uttanlands at førleika at menna seg ella at gera okkurt arbeiði í eitt styttri tíðarskeið og soeist sum skipanin er í dag so dettur tú heilt út og skalt byrja at telja av nýggjum tá ið tú kemur aftur og tað haldi eg ikki er heilt rættvíst tí at í fleiri førum er talan um fólk sum hava goldið inn í skipanin í áravís og knappliga standa tey kundu kanska einki fáa tí at tey betalt inn í skipanin hetta árið meðan tey eru burtur men akkurát hvussu mann skal skrúva tað saman tað tað giti eg at ein landsstýrismaður við síni umsiting kundi funnið ein góðan máta at gjørt

dag eisini soleiðis at tú hevur nøkur mørk fyri nær tú skalt boða frá um atso pápi skal boða frá í góðari tíð nær hann tekur sítt barshil og mamma skal boða frá og tað eru ymiskar freistir inni og tað haldi eisini vit skulu farat hygja uppá um hesar freistirnar eru nóg góðar tí eg havi faktikt hoyrt frá fleiri foreldrum at tey hava mist pápakvoturnar tí tey ikki vóru ella pápine mist sín møguleika at fara í farloyvi tí at tey ikki boða frá enó góðari tíð og tað eru eisini sovorð haldi eg ting sum altso har avleiðingarnar av at at boða frá eitt sindur for seint eru for stórar í mun til kann mann siga ta óhepna mann kanska gloymdi at boða frá einóg góðari tíð her eru so eisini nakrar ásetingar um fyri prematýr børn og tíðliga fødd børn at barsusskipan ikki byrj at telja fyr enn barnið viður útskrivað á sjúkrahúsið og har skal eg so nevna at vit løgdu fram hetta uppskotið fyri nógvum árum síðan fyrstu ferð og tá undanfarna samgonga sæð tá tók mann tað inn at fortíðliga fødl børn fáa í dag átta vikur eyka hetta leingis tað so eitt sindur meir viðvis tíðina í meira enn átta vikur og so hetta við deyðføddum børnum snýr seg grundleggjandi bara um at tað er ein praksis sum er í dag men sum ikki greiðir lógini og tað veit eg ikki ordiliga hví mann ikki fingur tað upp á pláss men sum nevnt so haldi eg tey týdningarmestu tingini í hesum uppskotinum tað er hetta við at gera skipanina meira smidliga soleiðis at bæði foreldrini familjan og arbeiðsgevaran kunnu semjast um eina eina barsil ein barsilstíðarskeið har mamman er kanska burtur nakrar mánaðir samanhangandi at byrja við men so arbeiðir hon ein dag ella tveir ella nakrar hálvar ella nakrar tímar akkurát sum tey semjast um øog eg havi hug at nevna hesum sambandi at eitt eitt ein tanki aftan fyri ett hugskotið er ella hetta uppskotið er jú eisini tað t í føroyum hava vit familjur har pápin kanska er sjómaður siglir úti er burtur nógvar vikur í senn tað kann vera fýra vikur fimm vikur og hjá hesum familjunum er tað jú upplagt tá ið tey hava eitt lítið barn og síggja mær pápin heim at so hevur hann kanska hug at vera um barnið og mamman hevur betri møguleika fyri at fara nakrar dagar til arbeiðis og tað er kanska upplagt at at hesin pápin so eisini kann dríggja sína kvotu til seinni soleiðis at hann eisini yvir á longri tíðarskeiði hevur møguleika fyri at vera saman sum børn sum lívfrøðingar eg eri púra sannførd um at øgiliga nógvir pápar ynskja tað øgiliga nógvir pápar í dag tað er eitteitn nýtt æftarlið sim eg tikið við har eru teir allarflestu páparnir vilda teir at pástanda ynskja ella síggja ikki tað at taka sær av einum barni ella fara í farloyvi sum sum nakrar forðing teir síggja tað tvørturímóti sum há møguleika er teit gott kundi hugsað sær og kristiana vinter poulsen vísti hetta at arbeiðsgevar í dag má eisini tillaga seg eina meira modernaða familju sum raðfestir frítíð og raðfesti tað vera saman við sínum børnum pá ein annan máta kanska enn mann gjørdi fyrr

akkurát sum páparnir so taka fólk ú útbúgving í dag og tey hava tørv

tey hava tørv á at fara út og og og brúka sína útbúgving og hava kanska hug til ikki at missa tilknýti til arbeiðsmarknaðin í sambandi við barnsburðir tí tað kann blíva nokk so nógv tíðarskeið vist mann missir eitt heilt ár hvørja ferð mann fær eitt barn og nú havi eg nevnt mammur og pápar men hetta er sjálvandi eisini galdandi fyri samrøður sum í dag eru partar av barsisskipanini hetta er galdandi fyri allar familjur eins og tað eisini er galdandi sjálvandi fyri familjur sum ættleiða børn so tað er hetta við útgjaldi hámarkinum so hevur framsókn uppskot sum kemur til viðgerðar eg veitsk um tað kemur seinni í dag ella um tað verður útsett nú klokkan blivur nógv men men tað uppskotið er er eitt uppskot um at mann skal javna hetta útgjald og har vil eg gjarna vísa á at hetta uppskotið hjá tjóðveldi sigur soleiðis um júst tað at hækka markið fyri útgjaldið og tað hevur eisini verið við í øllum teimum undanfarnu uppskotunum ati tá markið varð lækkað til fimmogtjúgu túsund krónur vóru fleiri sum vístu á hetta fóru at fóra við sær at fáir pápar fóru at taka farloyvi og tað hava hagtølini sanniliga víst hagtøl vísar greitt at longdina á barsilsfarleivini sum pápar taka ikki eru vaksins stórvegis heldur ki hóast mann í veruleikanum hevur longt altso tað er vaksið við tíman ið longt kvotuna til pápar ikki meir taðvilsia at pápar taka í dag framvegis bara fýra vikur eins og teir gjørdu heilt afturi tá ið

men tað sum eg haldi fólk hava gloymt tí at ta barsusskipan komu tvey túsund og tvey tá var hámarkið fimmogtretivu túsund krónur og landsstýrismaðurin hevur í dag landsstýrsmaðurin hevur í dag heimild til at hækka útgjaldið men landsstýrismaðuin hevur ongantíð gjørt tað og mest sannlíkt tí ati mann mett at mann ikki hevði ráðtildað so tí haldi eg at at tað sum framsókn vísir á er nakað ein ein trupulleiki sum vit hava víst á nú í fleiri ár at tað vit mugu taka tað við tað a man ikki letur hámarksútgjaldið fylgja viðbroytingunum tað tað er ein forðing fyri at pápar taka farloyvi tí tí at miðal inntøkan hjá mammum og pápaum vísir seg í miðal at vera nógv hægri hjá pápaum fyri stuttar nú eru mammurnar farnar upp um fimmogtjúgu túsund men fyri stuttar tísiran lógu teir allarflestu mammurnar undir fimmogtúgu túsund í miðal meðan
pápan lógu væl omanfyri takk fyri ja takk her var onkur
viðmerking bjarni kárason petersen ger sovæl takk fyri frú forkvina fyrsta siga at at eg taki undir við hetta her við at mann ger barsilsskipanina meira smidliga altso tað tað eru fleiri ferðirnar at eg fái umbøðnir fólk skrivað til mín ella ringja um at teg er eitt ella annað í skipanina sum ger at tey ikki kunnu leggja dagligdagin undir barnsborðartíðarskeiðnum til rættis soleiðis sum tey kundu ynskt sær antin fær tað avleiðingar fyri útgjaldinum ella ella okkurt annað okkurt onkur stirvin eginleiki á barsilsskipanini sum gerat at fólk ikki sleppa at gera sum tey hava hug til tí taki fult ov heilt undir við hetta her við at barsulskipanin verður smidligari og nú var bjørt samelse sen so inni á tað sum eg eisini ætlaði at viðmerkja tað er tað at vit hava jú eisini framsókn hevir eitt uppskot um barsulsskipanina eisini tað snýr seg meira um javning men men tað er jú ein sannroynd at at alt anað líka so so er tað soleiðis í dag at menninir páparnir teir missa nokk so nógvar pengar við at fara í barsil altso í miðal

ja takk bjørt samuelsen ger sovælja takk tað er avgerandi at tað økonomiska hevur ein stóra ávirkan tí at serliga ungar barnafamiljur tær t tá er tað ofta strongt fíggjarliga t tær standa jú frammanfyri at skulda gera íløgur í í hús og heim oog bil og útgerð til børnun húsi frameftir og tað er t kanska ta tíðarskeið lívinum har mann gert størstar íløgur men eg kundi hugsað mær líka nevnt hetta sum eg ikki fekk tíð til í áðni um sjálvstøðugt vinnurekandi sum eg gangi út frá at bjarni kárasom petersen eisini er nokk so áhugaður í tey kunnu í dag at tekna trygging fyri at vera við í barsisskipanini men í einum fyrispurningi sum eg hevði til landsstýrismann og undanfarna landsstýrismann som vísti tað seg at bara sjey av túsund útgjølduni barsisskipani fara til sjálvstør vinnurekandi tavl sig at tey eru rættiliga illa dekkaði tí tey teknisku hesa tryggingina tey flestu av teimum og tí haldi eg eisini t vit líka skuldu nevna at tað er nokk so umráðandi at mann færið kunnað væl út til vinnuna at at altso at heta her við at mann noyðist at tryggja seg og kanska ein dáumhugsað mann skal innføra tað sum eitt krav at mann
teknar eina slíka trygging takk fyri ja takk
taso er tað siristenberg eina viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvinna og takk til bjørt samulsen fyrieitgott uppskot eg haldi at serligahett her við at mann kann dríggja barslin hevur longri tíð kann vera við til at geva eisini nógv størri róð í familjunum og onkuntíð tá mann hevur tosað um tað fyrr tá hevur tað verið sagt at at tað eg verðið so trupult at umsita tað er eit lít sindur tað sum tað kanska eisini hevur verið næstan folli upp á at nú blívur tað so bsverlit tí verður vera nú so fólkini stabila á arbeiðsmarknaðini nær haðu tey frí g trúgvi at tað visti mann pá á einan máta kann møta tí kritikkinum so so so hevði hetta verið nemmari hvørjar viðmerkingar hevur bjørt samulssen til tað als hvussu kann mann gera tað gott soleiðis at at at arbeiðsgevarin ikki følir tað at nú veit mann ikki um hesin fólkini eru vekk í tvey ár ella hvussu kann mann leggja tað gott til rættu soleiðis at tað er gott fyri tann sum fer í bars
men eisini fyri arbeiðsplássið
ja takk bjørt samelsen ger sovæl takk fyri ja uppskotið leggur ikki upp til at mann kann fara í barssil í tvey ár pskotið leggur upp til at mann kann brúka barsilsvikunar yvir tvey ár tað er tað nokk so vesindligur munur tí ati tað sigur øgiliga greitt í uppskotinum ati tú kann tað innan fyri tað fyrsta árið tá er tað jú lógarásett at mann hevur rætt til at farið eitt ár vist mann vil tað tað var tað eisini áðrenn gjaldið var í eitt heilt ár eisini tá gjaldið bara var hálvt ár men so stendur at um mann ynskir altso tavil siga visti mann velur at fara til arbeiðis fyrr lutvíst so kann mann dríggja tað og goyma tann partin til tað seinna ári og tað vilt seg ssiga at mann um mann nú til dømis velur aftan á hálvt ár at arbeiða tveir dagar um vikuna samanlagt lat tað sum svara til tveirra um vikuna so so dríggjar tú teir dagarnar og brúka teir í tí seinna árunum sum frítaðar til dømis og eg tað skuldi undrað meg um ikki nógvir arbeiðsgevar høvdu verið glaðir fyri at havt tann møguleikan í staðin fyri at missa eitt arbeiðsfólk hundrað prosentso hetta eri hvussur ett møgu
bálleiki fyri at gera tað smidligari í teimum førumi har tað ber til ja takk næstura røða er stefan clamin poulsen gers
nógv áhugaverd tygv í hesum her uppskotinum frá bjørt samulsen vegna tjóðveldsflokkin

komi at ja byggja mí røðu trý punkt og eg far at byrja við við við barninum við fokusa barninum og tí eg eg havi ta fatan at barnið serliga tey fyrstu árunlívinum hevur ótrúliga gott av at vera heima og eg haldi at børn fara øgiliga tíðliga úti vi váksstovurnar summi eg havi ikki gongu havt sín fyrsta føðingardag ella eitt ára føðingardag áðrenn tey fara út í vøksstovuna ø og og váksstovan í kontrast til heimi er heilt nakað annað altso heiheima hevur hevur tú eitt annað róð og í flestu førum ein til ein forhold við tíni foreldur meðan í ein vøksstovu er tað ja sum eg skilta ein vaksin p per trý børn øh tí haldi eg at atð tað burdi veri okkara mál at mann gjørdi tað fleksiblari og og lættari hjá foreldrunum at skipa gerandisdagin soleiðis at mann hevði børnini heima í størstan mun øll verum up til tey tvey ár tað kundi verið okkara fyrsta mál tí vtvit hava eitt samfelag sum er skrúvað saman so p á tann mátan at tað krevur tvær inntøkur hjá teimum flestu bæði foreldruni um at hava tilknýti til arbeiðsmarknaðin og tað kann gera familjulívið avbjóðandi og og tí haldi er øgiliga skilagott at vit leggja okkum eftir skipanini sum sum gera hetta møguligt og hvørjar eru so tær loysnar vit hava longu longt barsli til tveyoghálvtrýss vikur eitt eitt heilt ár skuldi mann longta meira øhtað tað kann mann diskutera og bjørt samulsen vísir so á hesa fleksskipanina eitt eitt klippikort sum mann kann drekkja yvir tvey ár tað ljóðar eisini sum eitt gott boð og vit í ufm og og miðflokkinum vísti eisini á at mann burdi kunnað farið á barsul í hálva tíð tað hugsaður kanska ikki eitt klippikort sum er meir fleksibul enn tað men at tú kundi valt hálva tíð ella fulla tíð og við tað at tú fórt á barsul í hálva tíð jamen so kundi tú strekkta yvir tvey ár og eitt lítið síðuspord erta ikki partur av ella barsilsskipanini meni men men kanska allíkavæl og tað er hetta her við at lata pengarnir fylgja barninum og tað havi víst fleiri ferð á og eg haldi at kommunurnar at mann kundi hugsað tað inn í hetta her at umhugsað um kommunar ikki skuldi fingið hesa heimildina og og eg haldi at at summi hugsa

ja at mann tekur alt biløtu frá frá sum kommunar brúka b barnagarðin og tað skal vera frá null til sjey ár men men tú kanst sjálvandi avmarka heimildina tá vit tosa um at lata pengarnar fylgja barninum og tað kundi í tráðu við hetta sum eg burdi sum eg haldi vit skulu seta okkum sum mál avmarka heimildina til barnið er fylt tvey ár htað kundi heilt sikkurt verið ein partur av loysni og eg haldi vit hoyra nokk so lítið til ta málið taðn næsta er hvør hvør fær so pengar úr barsilsskipanini frú forkvina hvør er fevndur í dag er tað soleiðis at barsilsskipanin er ein arbeiðsmarknaðarskipan og tað eru teir seinastu tólv mánaðirnir á arbeiðsmarknaðinum sum er grundarlag fyri hvat tú fært úr barsilsskipanini og og tað er í útgangsdegnum fer nokk tað eru tey sum hava goldið inn seinastu tólv mánaðirnir sum fáa eina ávísa upphædd út alt eftir hvussu nógv tey hava kent ghvuss nógv tey ha arbeitt hs seinastu tólv mánaðirnar meni eg haldi at av tí at mann hevur skrúvað skipanina soleiðis saman so er tað summi sum raka vit sínar av ta tay tay raka vit sínar av hesari skipanini og tað hugsi eg serliga um um lesandi og tað kann eisini vera onnur sum satsa upp á eg veit ikki hvat tað skuldi verið tónleik ítrótt og annað sum ikki gev eina inntøku beint á og og okkurt heilt annað sum sum egriki tú hugsa inni eftrher eg trúgvi fleiri sum raka við síunar av hesa arbeiðsskipanina sum ella barsulsskipani sum et hava í dag og og tað kundi verið fyri at tikið ait dømi tað kundi veri ein ein lesandi sum tekur eina kandidat sum vanliga tekur fimm ár og tað er ikki óvanligt at taka eina kandidat frá tí vi ert tjúgu til fimmogtjúgu ella kanska onkur byrjar seinni fimmogtjúgu til tretivu men so halda fast við at man byrjar teimar tjúgu og og kanska fær fleiri børn í hesari periotuni so fært tú einki úr skipanini tú fært einki úr skipanini og tá tú so ert liðug liðugir fimmogtjúgu kanska átta ára gamal tí at tað varð útsett nakað av av bølbørnum sum koma hesa tíðina so kemur tú út á arbeiðsmarknaðin áttaogtjúgu níggjuogtjúgu tretiva gamal og skalt betala inn í skipanina v restina av lívinum men tú kanska havi fingið øll langt havt fingið øll børnini uttan at fáa nakað úr skipaniniog tað er eitt dømi um um um um ein borgara sum kann raka ordiliga við síðunar av og ikki fáa nakað burturúr tí skipanini sum vit hava øog uppskotsstillarin vísir so á eina loysn sum er at mann

kann fara í eg haldi at kalla tað farloyvið frá skipanini soleiðis at mann pausar útrokningargrundarlagið í sambandi við lesna ella arbeiðsørindi og tavil siga at tað verða teir tólv mánaðirnir áðrenn mann byrjaði at lesa og tað kundi vevri ein loysn etað vert fínt boð h mann kundi eisini gjørt eina eina serskipan afturat til lesandi og onnur sum sum ikki raka hesa skipanina akkurát tey árini tey tey fáa børn og sum kundu tryggja teimum eina minimunsupphædd og tí at hesi fólkini koma á arbeiðsmarknaðin tey koma arbeiðsmarknaðin og og fara at gjalda barsfilsgjaldi restina av teirra tíð á arbeiðsmarknaðin øh so eg haldi at tað er eisini øgiliga gott at taka við í ta skipanina og til allarseinast frú forkvina so hugsa ði líka at koma inná hatta her viðvíkjandi frælsi til at velja tí eg haldi at familjunar skulu hava eitt frælsi til at velja familjan veit best sjálv hvussu hon skal skipa sín egna gerandisdag øhhvør annar veit betri enn familjan sjálv tað eg haldi ikki er nakar annað en enn enn familjan sum sum veit tað hví skulu vit sum landsins myndugleikar seta avmarkingar á og og og har eru nakrar forðingar tað tað er fjúrtan vikur settir av til kvinnuna og og fýra til mannin øh hví ikki hví ikki bara avtaka ta kvotuna so familjan kann ella kvoturnar sum familjan kann skipa sín egna gerandisdag øog tað sum uppskotsstillarin nevnir sínum uppskoti taðr er hetta her við at bæði foreldrini burdu kunna fara barsil í senn og tað haldi eg sjálvandi eisini at mann skuldi sloppið tí tað er eisini ein forðing fyri fyri at skipa sítt egna gerandisdag ímeðan mann er barshil og og hetta við at kunna strekkja barsil yvir tvey ár tað kundi ú gjørt tað upp aftur betri fyri summi og tá tað kemur til kvotur so tað einasta góða argumentið havi hoyrt tað er at at pápar ofta koma í konflikt við arbeiðsgevaran at arbeiðssummi arbeiðsgevarar ikki akseptera at menn fara í barshul men tað tað vóni eg fer at broytast yvir tí at at at arbeiðsgevar ikki veðar ein forðing fyri fyri tí men eg haldi burtura frá frá tí argumentini so hald ikki ta er neyðugt við kvotum eg haldi at familjurnar eiga at kunna at skipa sín egna gerandisdag eisini í barsilstíð
takk fyri frú forkunnag takk fyri
bjarni kárasom petersen viðmerking ger sovæltakk fyri frú forkvina ja hetta er síðsta sum steffan klein poulsen var inni á tað tað eri eg egentiliga øgiliga samdurí hetta her við at oyramerkingin ikki natúrliga elvir til eina betri bartilsskipan og at mann onkursvegna má leggja ábyrgdina upp í hendurnar á foreldrini at sjálv gera av hvussu tey býta barnsils vikurnar øhframsókn legði uppskot fram um tað fyri einum ári síðani og tað hevði tíverri ikki ta heilt stóru undirtøkuna men men parturin við hámarksupphæddina sum er í hesum uppskotinum eisini hevði undirtøku ella jól fyri størri undirtøku en hitt htað er sjálvandi nokk ein ein ein góð orsøk til at hetta her við at taka oyramerkingina burtur ikki er í hesum uppskotinum ogsetarin er nokk ikki sama stað sum eg og stefan klein poulsen er á tí spurninginum men g evi bara hug at viðmerkja at tað taki eg eisini undir við at mann fer í holt við at gera og tilsínlættandi virkar tað til at vera
áfleiri og fleiri í tinginum
gjørt so væl ja fyri forskuna tí hvørji eru vit at at skula seta familjurnar í kassar í dag tað eru so ræðuliga nógv ymisk størv og eingin familja er líka altso eingin familjaar ja nógvir gerandisdagar líkjast øgiliga nógv men eg haldi at tað eigur familjan at finna av sjálv og tað er gott at hoyra at at tað eru fleiri flokkar og óløgd
slímir við hesi áskoðan
takk rósa samuelsen ger sovæltakk fyri harra formaður eg kann ikki lata vera a gera viðmerkingar um heta her hvíhví mi siga at mann skal hava kvotur til pápa erlla ikkju vit tosa øeiliga nógv um at pápa er skuluhavat rættindir vit vita eisini tað at tit fleiri foreldur sumfara frá hvørjum øðrum oeisini innanfyri ta tíðina tá barnið er pikkalítið og tað kann eisini frásiga pápaat fara í farloyvi mis í pápan eingin rættindir hava og tá er tað øgiliga nevnt at siga ta ja tey kannu orðna tað sínám men í tað eru nøkrum støðum har sum tað ikki kann lata seg gera orðna tað sínámillum

anklein poulsen gersæja onkur annar kundi slappi at svara hesari viðmerkiií tingsalinum honkur hevur øllu for num eina meining um heftir úti í tingsavnum men eg haldi ati at skilsmissa og og og og skilnaður er er undantakið og og tað hendi tað hendir tí tí hendir tí hann verður for ofta meneg haldi ikki at eg haldi ikki at at barsilsskipanin skal ganga út frá at at at at skilnaður verður eftir at barnið er føtt moo ganga út frá at at at tey ella tey foreldrini sum sum fosar ett barn gera tað í semju og og og at ein kvota at ein oyramerking ikki er neyðug tí taðtað tað haldi eg ikki er neyðugt og og eg haldi at hatta er eitt undantak og ja møguliga mann kundi loftast har upp á onkran máta men eg haldi ikki at
hlara familju eigat vrða álagdur á eina kvotu takk síðani verður tað bjarni kárasom petersen sum fær orðið
fyri frú forkvina øvit viðgera eitt uppskot frá bjørt samuelsen sum er eitt uppskot til løgtingslóg um barsilsskipanina har mann introduserar nøkur nakrar nýggjar broytingar til verandi lóg ella verandi skipan øh við tí fyri eyga at gera skipanina meira meira liðiliga ella hvat mann skal kalla tað øh tað eru fleiri tættir í hesum her uppskotinum millum annað tað at mann ger skipanina soleiðis at í staðin fyri at mann kann fara í barsil yvir eitt tíðarskeið uppá tveyoghálvtrýss vikur ella eitt ár so kann mann fáa eisor slag av fleksbarsil har sum mann ella eitt sovrort klippikortskipan ella kalla tað hvat mann vil har sum mann kann brúka kvotuna yvir eitt tvey ár á tíðarskeið altso ikki at leingja tað upp til tvey ár men kann brúka tað fordeila tað yvir eitt tvey ár tíðarskeið og tað haldi eg sum so er eit er eitt gott hugskot nú veit ikki orliga hvussu man skula umsiti tað men tað kann mann altíð finna loysnir uppá øh men í øllum førum persónliga fái eg nógvir hendmelisir frá frá frá ungum fólki sum kanska fáa sítt fyrsta barn at nú er eitt annað tey tey fáa iki ordiga at hanga saman og tað vísir seg at vera nokk so gjøgnumgangandi so vissu mann kundi fingið skipanina til at verið meira smiddliga so so haldi eg at eg nakað sum mann eigur at at arbeiða meira við so er tað tað hetta her við at at mann eisini kann fáa onkursvegna útsett barsilstíðina ella mann setir tað á papausu meðan mann fer til dømis úti undir eitti útbúgvingarforløp og tað er eisini nakað sum eg haldi er gott nú kenni eg nokk so nógv sum sum fara í barsil og og so seta útbúgvingina á pausu og kenni konkret dømi frá fróðskaparsetrinum har sum barnsborarfarloyvi egentilia havur gjørt at at at ein vanligur bakkillor sum onkur skulda tikið hevur tikið fleiri fleiri ár ah so vissi mann kundi gjørt eitt sindur v øðrvísi við at mann at mann víðkaðu karmarnir fyri nær mann kundi fáa útgjald og nær mamann kundi fara undir barshil jamen so gjørdi tað tað eitt sindur lættari at fara undir at útbúgva seg ella annað tað haldi eg nokk so nokk sotýdningarmikið og týdningarmikið fyri kanska serliga tær ungu kvinnurnar ella ungu fólkini sum sum vilja lesa í føroyum miðalaldurin fyri nær mann fær børn er eitt sindur ymiskur í føroyum og danmark meni eg haldi miðalaldrin á setrinum er kanska í ve hægri enn hann her niðri men tað eru øgiliga nógvnógv ung serliga nógvar ungar mammur sum sum blíva við nta periotuna tey eru undir lestna í føroyum øella taka hana eftirfylgjandi aftaná at tey hava tikið barsilsfarloyv tað haldi eg at mann eigur at kunna fáa sameinað eitt sindur betur og so er tað hetta her við so er ta hetta her við at hækka loftið fyri útgjald vissi eg minnist rætt so fyrr var tað soleiðis ati og har má uppskotsetarin rættloiva meg við sig a takið feil men eg haldi at markið tá áðrenn lógin bleiv broytt umleið fimmogtretivu túsund men tá fekk mann í mesta lagi fýrs prosent av áintøkuna í dag fært tú hundrað prosent upp til fimmogtjúgu túsund tað hevur nokk reelt elt til eina sparing fyri fyri skipanina tá ið hendan broytingin varð gjørd eg haldi eisini at tað var við sparing fyri eyga mann gjørdi tað tá h men eg haldi at avleiðingin av tí serliga tá ið mann ikki hevur latið hámarkið fylgja gongdina í samfelagnum tey seinastu mongu árini so hevur hámarkið ligið einum støði sum er langt undir eina vanliga inntøku í dag tað ger tað at inntøkumissurin av at fara í barnspurarfarloyvi er alt forhøgur í dag og lutfalsliga raka tað menn harðari enn kvinnur bara í og viða lønini miðallønin e eitt sindur v øðrvísi hjá kynunum h og tað kann vera við til at menn hugsa líka tvær ferðir áðrenn teir taka støðu til um at fara í barsil tí at teir ikki tíma at fara so nógv niður løn men tað merkir eisini tað at húsahaldið sum heild fer lutfalsliga hægri niður í løn vissi maðurin ynskir at taka ein størr lut av barsinum felags inntøkan vist ta er ein felags búskapur í húskinum fer niður munandi meira vissi vissi pápin tekur sín part av barkinum øh nú framsókn til dømis hevur havt eitt uppskot frammi um at at hækka tað markið tað var eitt uppskot til samtyktar hr mann álegði segði við landstýrismanninam hann skuldi hækka tað hámarkið upp til eg haldi tað var á leið tretivu túsund at byrja við tað er bara tað at har má eisini vera pláss í barsilsskipanina til at gera tað tað lopið frá fimmogtjúgu túsund til tretivu ella fimmogtretivu túsund inntil víðari hevur mann brúkt tað øktarrásarúmið mann hevur í barsilsskipanina til at leingja um vikutalið í barsilsskipanina og nú er mann komin upp á eitt ár og tað hevur verið eit nokk so broytt politiskt ynski um at gera tað og tað haldi er ordliga gott men eg haldi at vit nú kanska skulu byrja flyta eitt sindur fokus frá longna á tíðarskeiðnum øh serliga vissu vit fáa hetta her innført við at hava ein flekspartur lær tú kansn disponera yvir tvey ár øh og flyta tað yvir til hámarkið og so eisini hvussu tú kann økja um smittleikan í skipanina soleiðis at familjur kunnu leggja síni daglig viðurskifti til rættirs soleiði sum tey finna at vera best øh hetta her uppskotið ger nøkulundan tað sama tað er eisini hetta her við at mann vil gjarna hava eitt hægri hámark tað krevur sjálvandi at tað er fíggjarlig rásarum í barsinsgrunninum til at gera tað ella má mann kanska fara inn at pylka við inngjaldið tað er so sjálvandi eitt alternativ men tað er allíka gongdin í øllum førum nú at tað kemur meira meira inn í í barsilsgrunnin í kraftalønirnar hækkað og tað verður fleira verða fleiri arbeiðstakarar og so framvegis tað gevur eitt ávíst rásarúm til at man kann gera betra um skipanina øh framsókn eisini nú vit eru inni á hesum her við hámarkinum eitt uppskot sum verður viðgjørt aftaná hetta uppskoti sum snýr seg um at tað verður javnað tað vil siga at tað fylgir gongdina í samfelagnum og og tað hevði merkt at mann ikki varð noyddur til í framtíðini at gera heta her lopið frá fimmogtjúgu túsund til tretivu ella fimmogtretivu túsund men at mann heldur koyrdi tað undir javningarlógina visti eg nneg haldi javningarnum har sum tað fylgir ein eina blanding av av prísútviklingina og lønargongdina og so hevði tað hækkað líkasum nógvar aðrar vælferðarveitingar gera tað frammanundan øhog soso var tað eisini hetta herhetta her við sjálvstøðug vinnurekandi tað er bjørt samuelsen nevndi tað at tað eru ófatiliga fá sjálvstøðu vinnurekandi sum tekna seg til hesa her tryggingina sum sum er eitt tilboð sum mann kann taka og tað veit eg ítøkiliga at ræðliga nógv fólk hava brent seg av kanska serliga eisini nú undir korona farsóttina so veit eg um fleiri dømir har sum mann onkursvegna g ikki ordiliga visti av at mann kundi taka slíkar tryggingar og tað kemst kanska av uttan at eg skal gera meg so øgiliga klókan upp á tað at eg ikki er eitt nóg gott upplýsingararbeiði fyri at vísa á henda tryggingin er til ella at vísa á hvussu stóran týdningygingin hevur øh eg veitiki orliga hvat hvør prosidýrar er í mun hjá taks og hjá barsusskipanum sum framvegis men altso mann kundi sagt at tá tú stovnar á vegtali ja men so sigi so informerar tas eg um um hesa heri tryggingina um tað er broytt upp á hvussunógvtað tikið annað tað veit eg ikki men í øllum førum noyði mann at kunna ilustrera yvir fyri ta sjálvstu vinnurekandi hvussu stóran týdninga tryggingarskipanin kann hava øh so hugsaði eg eisini at fara inn á hetta her við tað var ein sovorðnin lítil diskussión beint áðrenn eg kom upp at taka orðið har sum steffan klein poulsen nevndi hetta her við við oyrðamerkingar barsilsdøvunum og tað er eingin loyna at fólk eru rættiliga ósamd á tingi um hvørt ta rætt ella ikki onkur argumenterað við ati at oyramerktar barsilskvotur serliga til menn kanska eru við til at fáa menn til at luttaka meira í familjulívinum og fáa teir at taka barshil øh nú ljóðar tað so ræðtungi tá eg orði ap á tann mátan men onkursvegna incentiveramenn til at taka meir barsil sog tað er tað mann vil hava av nógvum ymiskum orsøkum har eri eg eitt sindur meira at vissu vit nú meina hetta her við smidliguheitina og vit meina nakað við at mann vil gjarna hava eitt størri størri sií familjuni til at leggja tað til rætti soleiðis sum tey finna tað vera best so haldi eg sjálvur at mann átti at strikað oyramerkingina av barsilsstøðum og tað hevur fleiri orsøkir men tað botnar í at mann gevur familjuni álit til sjálvi at leggja tað til rættis soleiðis sum tey nú einaferð finna tað vera best øh og tað eru eisini ótallig viðurskiftir hjá einari familju sum kunnu spæla inn til hvørja avgerð tey taka tí viðvíkjandi øhtað er tað eina og so verður tosað um at jamen er tað fráskilnaður so er støðan ein onnur jamen so kann mann siga at í teimum tilfeldunum er tað so er tað helt tum helt altso tað er onkursvegna meiningin at visti mann vil geva geva áliti til foreldrini til at finna út av síná millum hvussu tey desponera við við barsilsfarloyvinum htað er sjálvandi við tí givnum for setningini at tey eru saman um tað og eru tey fráskild so eru tey sjálvandi ikki tað so tá kunnu aðrar treytir gera seg galdandi men tað veit eg er og tað er á góðam orsøkum nokk ikki í hesum her uppskotinum tí at uppskotssetarirn nokk ikki eru samdur við tí meiningina men tað haldi eg avgjørt at mann átt
tey arbeittu meira við takk fyri ak
ein viðmerking frá siri stenberg ger so væltakk fyri frú forkvinna og takk til bjarna kárason eitt sum hevður fleiri ferð verið frammi fta er hetaher við lesandi sum hava tað so trupult í í løtuni og dettarnir ímillum faktiskt næstan allar skipanir nú er manst so sagt í hesum uppskotinum at í staðin fyri at hyggja eftir teimum síðstu mánanum tú hevr arbeitt so hygur mann eftir síðst ta a tú hevði inntøku tí tann gott frá tú verður skúla í eitt ár ella ella meir er tað so hvat heldur bjarni kárasen um tað hevði tað ikki verið ein ein máti í hvørfall at at lofta tí bólkinum upp á ella eta nakað annað mann kundi gjørt fyri at at tryggja sær tað at øll pá einana máta hava rætt til barsul eisini við
ein inntøku
bjarni krason gersvæorsaka hoyrdi g ikki ordiliga rætt um hon sipaði til hetta her við útbúgving ella ella tryggingar ja útbúgving altso ja tað eru sjálvandi fleiri mátar at gera tað uppá og eg skal ikki kanska á standandi fót kannumat taka dagar ímillum um um akkurát hesum loysnin í uppskotinum er tann rætti tað er øllu føru eittrætiliga gott boð øhog tað eri eg soleiðis yvirskipað sæð posir eryvirfyri øspurningurin hvussu tað skal rigga í praksis er er kanska nakað mann skal fara eitt sindur meiri í dúptina við øh men men tað er avgjørt nakað sum sum eg haldi eg kann í øllum førum merkja teimum mínkropp nú eri eg sjálvur lesandi á fróðskaparsetur føroya og har snakki vit fólk sum kanska ikki ordiliga t fáa endarnir at røkka saman tí at tey taka útbúgving ella skulu av landinum at lesa ella tá er skipanin í øllum førum ov stirvin so tað er
avgjørt nakað mann eigur at gera nakað við
takk fyri takk so er tað eygun samuelsen ger sovæl ja takk fyri harra formaður nei frú forkvinna eg eri samdur við røðaranum í hesin her við barsils gjaldinum at að tað er ikki tá tað er so lágt so er tað ikki eggjandi fyri pápar at fara í barsils sjálvandi ikki og at tað kanska erlutfalsliga flest pápar sum missa inntøku men tað rakar jú alla familjuna tá ið mann missir hesa inntøkuna men eg havi hug at vísa á at at í dag eru so nógvar kvinnur sum eru væl útbúðnar og mann skal ikki arbeiða serliga leingi áðrenn mann hevur eina inntøku í hægri útbúgvingu sum er oman fyri fimmogtjúgu túsund so tað er eisini nógvar kvinnur sum missa við so lágum gjaldi og eisini hetta her við at at mann fær bara ein part av tíðini fær mann sína egnu løn og so restina úr baskipanini so skulu vit hava eina modernaða barselsskipan so má inntøkan á ein ella annan máta fylgja við
veruleikanum sum hann er takk
takk fyri frú forkvina og takktil eygun samelsen fyri eina relevanta viðmerking sum onkursvegna minnir meg á at staðfesta at problematikkurin við hámarkinum koyrir í tveimum sporum nú hava tað verið nakrar viðmerkingar tá vit vita tí heta her uppskotið um bæði javningina av av útgjaldinum og tá vit vildu hava tað litt upp til tretivu fimmogtretivu túsund sum hetta uppskotið eisini leggur upp til tá var tað ja ókey nú skal skattagjaldarin rinda fyri at maðurin ikki missir sína feitu løn tá ið hann fer í barnsil tað er tann tann tað er tann eini problematikkurin at at at pápin í í familjuni kanska ikki er líkasinnaður til at taka barsil tí at lønarniðurskurðinir er forhøgur og tað at tað proportionelt rakar húsarhaldið samlað verri vis pápin tekur hetta barnsils farloyvi men tað er eisini tað at kvinnan verður lutfalsliga harðari revsað í kraftahundtekur meira barsil h so tað tað koyrir fleiri sporinum serliga eisini tá mann tekur betrækning sum eygun samelsen nevnir at miðallønin hjá kvinnum hækkar alsamt og og og í báðum endum egentiliga bæði miðaltalið og og tæir hægru lønirnar taðhar síggja vit fleiri kvinnur koma í tíí tann
pasata stykkin takk fyritakk tann næsta røða verður sirið stenberg
ger so væl takk fyri frú forkvinna tíbetur hevur tað verið soleiðis at barsilsvikurnar eru longdar fleiri ferð tey síðstu árini eg haldi okur longdu tað eini tvær ferð meðan okur sótu tey og so fingu okur tað at eftirlønin bleiv løgt omaná og tað var eitt øgiliga stórt stig tí at tað er eisini nokk so tíð upp á tað at heta hetta her við at lívslønin hjá kvinnum verður so nógv leðri eftir serliga eisini eftirlønarparturin hevur hevur týdning fyri tað í barsli so tað var eitt gott ov stórt mál og okur hava eisini fingið lagt afturat vikuna meðan hendan samgongan siti so tíverur eitt forfelags mál hjá øllum um at mann ynskir at koma fram ímótir einum ári at mann kann vera heima aftaná mannhr fingið barn og nú beginnur mann so kanska at hugsa meira um jamen hvussu kann mann kanska gera gera onnur aðrar ábøtur eisini so tað bæði verður smidligt og ikki og eisini fíggjarliga forsvarligt og her er so eitt gott boð frá bjørt samulsen um ein fleksiplari barsilsárning og tað sum er eitt av av høvuðspunktunum í tí tað er hetta her við at tú hevur tú hevur sjálvandi tær vikurnar sum tú fer men at tú fær møguleika til at dríggja tær eitt sindur út men tú skalt sjálvandi hava tikist innan fyri tvey ár men tú kansn deila tær vikurnar sundur sjálvandi í samráð við tínum arbeiðsgevara og tað er eingin ivi um at tað er gott fyri familjurnar eg kann bara siga fyri meg sjálva at visti eg hevði staðið í tí tí støðu í dag og hevði til dømis sær fulltíðar arbeiði so hevði heilt klárt valt at fara til arbeiðis frá níggju til trý til dømis soeis at mann hevði ein tíma frí í hvørjum enda og so druggja út upp á tann mátan soleiðis at barnið ikki fekk so langa tíð úti ta fyrstu tíðina hetta gevurt størri sjálvræði til foreldrini at leggja til rættus tí tørvurnar í teimum ymisku familjunum eru øgiliga ymiskar og okur vita eisini okur hava nógv fólk sum arbeiða eisini uttanlands og hava fleksiblar tíðir og so er tað eisini at mann skal kunna taka farloyvi frá skipanini altso vestmann til dømis fær í útbúgving at mann ikki missir nøkur rættindur tá og so er tað ein øgiliga stór og góð broyting sum er fyri øgiliga fá børn og tað er fyri tey sum eru for tíðliga fødd altso tað at barnsilsfarloyvið ikki byrjar fyrr enn tann dagin tú verður útskrivaður á sjúkrahúsinum tað hevr heilt ótrúliga stóran týdning fyri tey børnini tí at tað kann gott vera at barnsilsfarloyvi næstan er hálvrunni áðrenn tú verður útskrivaður sjálvt u okur hava lagt nakrar vikur afturat har so tað haldi eg eina øgiliga góð broyting tað er kanska egveit ikki tíggju børn skotið uppá makstjúgu um árið sum eru so mikið tíðliga fødd tí og tey eru som mikið meira sárbar so tey skulu passast væl uppá og so er tað eisini bara konkretiserað í í lógini at mann hevur rættindi vessæ barnið doyr og so haldi eg eisini hendan her góða broytingin í sambandi við lesandi haldi eg svarar upp á tað tann kritikkin sum hevur verið í nógv ár hvussu mann kann gera tað soleiðis at lesandi fáa rætt til barsul tí at tey hava ikki havt nakað útrokningardalag áðrenn og her velur mann so burturfrá hyggja eftir bara teimum seinastu tólv mánunum men teir seinastu tólv mánaðunm tá tú hevði eina inntøku og tað kansn so plussliga gera tað at tey verða fevnd av skipanini tí tey hava eisini betalt inn teir mánaðirnar tá tey so arbeiddu áðrenn eftiro eingin ivi um atunga familjur sjálvar vilja leggja nógv meira til rættis enn okur hava sett higartil ur hava eina arbeiðsmarknað í broyting og tað er nógv meira við hesin her við flekst tíð eisini á arbeiðsplássum og tað er meira við altso fjafjarstørv og sovíðari so tað er ðtað henda nøkur ting og mann noyðist eisini at hava eina barsilsskipan sum kann fylgja tíð upp soleiðis at mann ikki upplivir s nógva strongdí familjunum og eisini tað at mann kann leggja sær til rættises at man hevur tíð til børnini í føroyum hava okur ta positiv rekoyrd at føroyska konur fáa uppi í tað mest altso flestu børn í uppi í altso í okara grannalondum haldi okur liggja allarovast og tað er ein stór styrki fyrá okkara samfelag men men tað krevur eisini at okur hava eina bæði góða og smidliga barsilsskipan soleiðis at tað ikki betýðir tað at ati tey sum fara í barnshil vera so lutfalsliga longri aftur út á arbeiðsmarknaðinum eg veit frá norra hvussu hevurmann havt tð eitt sum hevtu ammufrið at mann kundi fáa ein styttri arbeiðsdag tá ið mann fór til arbeiðs beint aftan á barsil tað er ein máti eisini gera tað uppá men tað er eingin ivi um at ein íløga vistu mannkann rópa tað so í eina góða barsulsskipan er tað sum eisini fremur an góðan arbeiðsmarknað og góðan trivnað úti í familjunum og eg haldi her er eitt øgiliga gott boð øsum eg hopi okur fáa samtykt og so haldi eg eisini at at annað liggur á láni og tað er at fáa markað nakrar fleiri vikur til
afrja takk fyri tann næsta røða verður
eykum samuelsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg eg kundi slata vera við at taka orðið tá eg nú havi sitið og lurtað eftir hesum orðaskiftunum sjálvt meiki framsøgufólk men eg haldi at hetta her við at sum hetta her uppskotið gongur út upp á at at mann ger skipanina meira fleksibla við teimum kvotunum sum mann nú hevur bæði mamman og pápin at tað haldi eg er eitt ein góð skipan ella er eitt gott uppskot og tað er nakað sum eg haldi hevur verið tosað um í nógv nógv nógv ár inni her uttan at nakað serligt er hent uttan tað at mann sjálvandi hevur longt barsisskipanina upp til eitt ár og tað er tama líkasum hevur fokuserað øhso diskuterar mann hetta her við pápakvotum eg vil siga páparættindi heldur vildi eg sagt øh har haldi eg at hetta her við at vit vita tað at í dag er tað ptaka pápan í sjey prosent av barsil og mammurnar trýoghálvfems prosent og vilja vit hava tað skal halda fram so skulu vit bara lata skipanina vera sum hon er ø eg haldi sjálv ati at vit at tað at hækka barnsils útgjaldið tað vil eggja fleiri pápum til at taka barsil men framvegis hava teir so fáar vikur so eg vavði hildið hildið at mann skuldi gjørt alt sum mann kundi visti mann vil hava fokus á at fáa javnvág millum arbeiðslív familjulív til at fáa at at bæði hava møguleikar til at taka nokk so nógva barsil at mann eisini skuldi givið pápinum nakrar vikur afturat tað er so míni tað er so míni hugsan um tað og vit vita tað til dømis av kanningum úr íslandi at pápar sum hava verið í barsil eru nógv meir at brúka nógv meira tíð saman við sínum børnum altso restina av tíðini tey eru børn og tað er so tað haldi eg hevði tað tosað fyri tí men tað sum faktiskt fekk meg til at taka orðið tað var hetta her við í við tryggingini til sjálvstøðug vinnurekandi atframsøgukvinnanbjørt samelsen nevndi hetta her við at tað vóru ein av túsund útgjaldum úr barsilsskipanir vóru til sjálvstøðug vinnurekandi nei sjey orsaka ja men men vit hava vit hava tríggjar tryggingarskipanir innan fyri arbeiðsmarknaðin vit hava als og vit hava barsil og vit hava sjúkradagpengar og í øllum trimum sær tað út til at fólk tryggja seg í alt ov lítlan mun sjálvt um tað er góðar og bíligar skipanir og eg veit at tey royna og upplýsa ug kunnað um skipanirnar men tað virkar sum at tað er nógv sum brenna seg tað veit eg í øllum trimum skipanunum tí at tað virkar sum at tað eri imann heldur seg ikki havi brúk fyri tí fyr en mann stendur í støðuni og til dømis barsil har skal mann jú hava teknað eina trygging sum hevur verið í gildi í eitt ár samanhangandi áðrenn hon kemur at virka og hetta er ikki nakað sum er nýtt a er nakað sum eg havi hugsað um ræðuliga leingi faktiskt eisini tá eg var í landsstýrinum men tað er at visti mann p á ein ellannan máta hugsaði arbeiðsmarknaðin og segði tók hesar tríggja skipanirnar als barsil sjúkradagpengar og gjørdi ein elil annan pakka so at smávinnurekandi antin sum eitt møguligt krav tað veit eg ikki ordiligan men visti mann fann onkran máta so at tá ið mann stovnaði eitt virki so kom mann í hesar skipanirnar um tað eg veit ikki um tað er neyðugt at tað skal verða kravt tað er tað møguliga at byrja við tá ið upplýsing ikki sær út til at virka so væl eg veit til dømis nú við nokk so nógv hava teknað sær meira trygging ella nokk so nógv fleiri sjávstøðug vinnurekandi ava teknað sær trygging sjúkradagpengarnir men men tað er har eru tríggjar øgiliga viktigar skipanir fyri partarnar av arbeiðsmarknaðinum sum mann pá einlan máta má fáa at virka at tær at tær koma teimum til góðar sum tær eru ætlaðar at koma til góðar og vit hava havt hesar her skipanirnar nú í so nógv ár og um mann úr øll árini vita at tað eru so fá sum gera brúk av teimum og mann og eg rokni við at tey allarflestu kenna fleiri sum hava brent seg av tí einu ella øðru skipani at tey nú knappligani haldast at tey ikki hava teknaða trygging so at eg haldi sjálv at tað tað mann burdi tikið tann spurningin upp og tá mann umsitur arbeiðsmarknaðarmál so skuldi tað p á einllana máta ligið nokk so raði fyri at mann kundi gjørt tað tað var tí eg faktiskt tað sum fekk meg at taka orðið annars haldi eg er nógv góð ting í hesum her og serliga hetta her við at mann ikki missir rætttig útgjald vegna útbúgving vil eg líka nevna tí tað er jú soleiðisar at mann fær kanska á børnini meðan mann er í útbúgving og fær einki úr skipanini meðan tá ið mann so er liðugt búgvin tá fer mann at betala inn í skipanina og eg taldi eg havi havt frammi eisini fyrr at mann kemur at betala fyrr tila seinni hví kann mann so ikki eisini sleppa inn í skipanina tá mann hevur brúk fyri enn tað er eisini forstirvi vit vita fólk sum útbúgvast tað er tí tey fara á skulu út á arbeiðsmarknaðin so at mp á onkran máta at venda í bygtini við og tekur handan har pakkan sum eg nevndi og og heta her við útbúgvingarhaldið
tað er ordiliga fínt takk fyri fyri forskúðna
takk ein viðmerking frá siri stenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja eri samd við eygum samensen um heta her við tryggingunum at mann kanska kundi gjørt okkurt har tað ljóðar skilagott men so var tað tta her við lesandi eg haldi tað er púra rætt at mann má gera nøkur átøk nú vita okkum tað at føroyskar kvinnur fáa børn bæði fyrr enn enn í nógvum grannalondum og eisini fleiri børn upp á sigt so tað skuldi ikki verið nakað galið við at at mann fekk eiteitat fekk innvolvera tey í barsisskipanina beinanvegin og hetta her er so ein máti man kann gera tað uppá tað haldi eg er er skilagott tíat mann e fleiri fer t husa um hvussu mann nú kann gera tað so at egeri heilt sikkur upp á tað at tað hevði gjørt tað at mann ikki setti so stórar skilnu millum at visti t farin undir útbúgving som mást tú kanska gevast t tí at onga inntøku fer ella flyta inn í eina aðra skipan ella gera eitt el annað tí tað er so stirvig tí at tey koma t i at petala restina av lívinum kanska hav tey botalt fleiri ár eisini áðrenn tey fóru at lesa og matkin botala garantera eisini so at her er heilt sikkurt nakað mann eigur
gera eg eri í hopi at mann kann
takk eygum samulsen ger sovæl ja eg haldi hetta her ordiliga gott hetta her við teimum undir útbúgvin eg haldi hetta kann kanska loysa tað tí at vit vita eisini at tey ungu tá tey eru til dømis a miðnám tá arbeiða øll tey arbeiða øgiliga nógv av teimum arbeiða rættiliga nógv tá fara eisini pengar inn í hesar skipanirnar men so fara tey undir útbúgving o ella a koma í tann aldrin tá tey byrja at fáa børn og so fáa tey ikki allíkavæl so at eg haldi hetta her virkar at vera ein góð loysn upp á tað og eg vóni at mann ger okkurt við tað tí at tr verið tosað um tí alt for nógv
takk fyri harra formað soi forturin takk fyri síðani er tað
ja tað er tað er altíð hugaligt at tosa um barsilsskipanina

tað er nógv nógv nógv góð hugskot um hana men eg haldi samanumtikið kunnu vit siga at vit hava eina rættiliga væl virkandi barsilsskipan tað haldi vit øll eru samd um og vit hava staðið saman í løgtinginum um nettupp hetta her at at fáa tað longt soleiðisnar at vit nú eru komin upp á hesar her tveyoghálvtrýss vikurnar sum sum haldi eg verið felagsmál í hvussu er fyri fyrst kom har til og so ev man samstundis roynt at at fingið tað a hingið fíggjarliga saman tað sum hendan samgongan hevur gjørt tað er tað at hon fekk tað upp á hesar her tveyoghálvtrýss mann kann siga tað tað síðsta lopið í í hesum umfarinum í hvussuer men so varð mann eisini noyddur ella tað var neyðugt at mann hækkaði inngjaldið so bæði arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar máttu rinda eitt sindur afturat tað hevur mann so so gjørt so tað er akkurátsum at hesi her árini hevur mann brúkt fokusið upp á tað at koma har til og so akkurát sum nú er komin har til og so líkasum far mat hyggja er er nú er nú okkurt annað vit kundu kundu gjørt bara fyri at siga hvussu hvussu góðin er so so so erhennrik old umsæta tá ið hann var í samferðslumálaráðnum hat pleiv at siga hetta var altso heimsins besta hon er hvussuur óalmindiliga góð og tað er soleiðisnar at visti vit samanlukkna við við til dømis ta donskum so er hendan munandi betri hendan hevðr føroyska tann íslendska er eisini eitt sindur øðrvísi samanskrúvað men men har fær mann ongantíð meira enn fýrs prosent at misti lønarinntøkuni men tað kann so enda við einum útgjaldi upp á níggju tjúgu túsund og fýra tað sum vit gjørdu fyrsta januar í tvey túund og einogtjúgu tað var at vit hækkaðu barsilsinngjald tað var neyðugt fyri at fáa tat hanga saman og so hevur mann líkasum kalkulerað við at vit vita tað at mann kom eisini við hesin her at vit skuldu leggja eftirlønargjaldið omaná og tað tað haldi eg øll ig vóru samd um men tað sjálvandi bara kostnaður við sær so mann hevur líkasum roknað út og og líkasum lagt ein ein plan at hetta skal verða haldført hvussu er fram til tvey túsund og seksogtjúgu og tá hevur mann eisini tikið við at at inntøkurnar hækka nakað og so hetta her við eftirlønargjaldinum

missi tað er soleiðisnar til dømis at vit skuldu hækka barsilsgjaldið ráfrá hesum her hesari her mestútgjaldin frá uppá fimmogtjúgu túsund upp á upp á tretivu túsund so so betýði eg tað at vit høvdu muga betalt nakað meira inn tað sigur seg sjálvt men eg haldi hetta uppskotið hjá bjørt samuelsen sum mann kann siga er næstan sum eitt sovorðut hugskotskatalog altso her er nógv nógv ymiskir tættir í sum eg trúgvi at vit framyvir fara líkasum at rógva afturá og hetta her við fles parsli tað haldi eg er ikki ókent fyri mær at at tað verði havt frammanfyri eg rokniði eisini avbjørt samuelsen hon er nevnt hetta her við hesnher kklippikortinum og tað sum eg at siga um tað er ati eg haldi tað skar nokk týðiliga hetta skal jú vera í í samráð ella í samstarvi við arbeiðsgevarar soleisnar at mann sigur báðir partar mugu vera samdur um hetta her eg kundi kanska hugsað mær at vita tí eg veit ikki altso hvussu stórur tørvur manda vera á á hesum tað tað kundi men eg veit heldr ikki hvussu mann kann kann máta tað men haldi siri stenberg var inni á tí einaferð við einari viðmerking um at tað verður sagt hettr so umsitingarliga tungt og tað sum eg havi skilt tað er hetta her við at tá ið mann skal gera avtalur við arbeiðsgevaran sjálvandi visti hann er líkasum við upp á tað so so er taði eingin trupulleiki men tað havi verið meira tað fíggjarliga aftur og fram at visti mann arbeiddir fveir dagar so fær mann sjálvandi minni løn vist mann niðursetta tíð so aftur meir at eg verður nevnt um at tað er fíggjarliga tungt men sjálvandi ber tað til um taðer fíggjarliga tungt nei umsitingarliga tungt orsaka eg haldi tað er hatta er nokk so áhugavert tað haldi eg sorgarfarloyvi er eitt sum eg verðið nevnt og tað verður praktiserað í dag í í barsilsskipanini men tað mugu gera tillagingar í barnsilsskipanini sum lýsa hesr treytirnar eitt sindur nærri tað hevr tað hevr brúk fyri tí so er tað verður tosað um hesi her tað stendur bæði tey sum eru í útbúgvingar og ella arbeiðsørindum uttanlands men mær er upplýst at tey sum eru í arbeiðsørindum uttanlands í einum norðralandi tá ið tey so koma til føroyar og kunnu skjalprógva tey hava havt eina áintøku so koma tey beinleiðis inn í barsisskipanina tey sum hava eina æinntøku meðan tað er øðrvísini vjið teimum sum hava við útbúgving at gera so eg haldi tað við arbeiðsørindum vistir í norðurlondum tað er í eina tryggari legu og hitt er handlar um útbúgving haldi tað var beinir johannesen sum var inni á hesum her ati eisini ja ttað er at at tað kann flyta eg haldi beini johannese venn hesun her við lesandi í barsilsgjald at ein máti er at stuðulin verður ein ainntøka men vissu vit gera stuðulin áa inntøku so sigu tað seg sjálvt at hann má hækka nokk so nógv visti tað skal vera sama útgjald tað kann mann sjávandi rokna uppá hvussu nógv má lestrarstuðulin hækka visti tað skal eina a inntøka tí so fær fer ú skattur og annað burturav ha so tað tað er so ein máti at gera tað uppá hitt er at mann sigur at lesandi kunnu fáa úr barsilsskipanini men tá er tað tað mann kemur í tað at mann tá brýtir mann við eina meginreglu og og tað er tað um mann vil tað og tann meginreglan er at mann skal rinda inn fyri at fáa út tað hevði mann gjørt visi vissi lestrarstuðulin var ein áintøka men sum sagt so hevðihann mugað verið hægri vissi útgjaldið hjá teimum lesandi skal eta saman so hatta har er líkasum at fær mann í holt við tað so so brýtur mann við eitt prinsipp eina meginreglu sum hann er hildur fast við alla tíðina og so kann mann kanska vera bangin fyri at at mann kann koma tilokurt annað prinsipp at at bróta tað betri rættindi til ov tíðliga fødl børn tað haldi eg er eisini áhugavert og her verður heilt ítøkiliga nevnt at tað skal vera frá tí at tey eru útskrivað og ikki frá tí at kvinnan yvir átt tað kundi eisini verið áhugavert at vita hvussu hvussu leingi liggja ov tíðliga føll børn inni altso altso tey kunnu verða fødd rættiliga nógv for tíðliga tavil siga tey kunnu liggja nokk so nógvar vikur áðrenn tey verða útskrivaða so har kanska vit mangla nakað av av av tølum uppá tað so her er nógv ymiskt men tað sum eg kann líkasum runda av við at siga tað er tað at vit hava brúkt alla okkara orku til at fáa taðupp á sær tveyoghálvtrýss vikurnar at fáa tað fíggjarliga hanga saman tí tað tað tað vilja vit øll og mann er sett eitt sindur út í kortið so vistu mann nú ætlar at fara at gera onkrar broytingar so er øgiliga ringt at koma uttanum at at mamna má skrúva upp á tað sum skal gjaldast inn
fleiri av hesun her hugskotnum takk fyri ja takk her eru
viðmerkingar sigur steinbergir so væltakk fyri frá forgruvuna ja eg hugsaði at spyrja landsstýrismannin um hetta hevur verið bart út skrunninum ella ella inngjaldinum tí nýta kortan hekka tí tað var eitt sindur ójavni í at hvussu setur út har til meira sum eg hevði ikki mugu siga forvitni tí vit sum havu at snakka um at fara at gera ábøtur so so hetta verður nokk steilur við seg okkurt var í grunnunum sum hann kundi brúkt tað til at hvussu setur út har javnviga tað nøkur long dag ella heldur mann standa sær sum er ella ella feta
skal eg loypa av
frú forkvina mann gjørdi nakrar útrokningar fyri ikki so langartíð síðani einum tveimum árum síðani tveimum árum síðani tað stendur ikki væl til í barsskrunna tað er mansigur á greinni so tað verður fylgt øgiliga nevnt við mánaferð mánaðir hvussu hvussu tað er so skal mann inn at gera nøkur átøk ella broytingar sum krevja pengar so er tað ikki tað at har er har eitt sindur at at arbeiða við
tað er tað ikki takk fyri
ja takk bjørt saman við senn gerðsøga takk fyri eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin um hetta við tí tøkniliga hjá barnsskipanini tí at landsstýrismannin vísti á at tað kann blíva nakrar avbjóðingar við hvussu mann ger tá mann ger tað meira fleksibil tú tær eru rætt í at tað blívur meira avbjóðandi men eittlands tað eru vit í einari tíð hvar viss mann hevur nóg góðar tøkniligar skipanir og líka sum bara fær tasta tingini inn so er tað ikki so avbjóðandi við sum mann hevur greiðar ásetingar um hvat ið fer frábóðandi mann skal gera og nær altso mann má avtalast tingini upp á forráðandi og ikki broyta tey frá viku til viku eg veit ikki um landsstýris mann kann siga eitt sindur um tað altso er barnskipanin er taðtøkniliga rundanum í barnskipanum taks er tað tøkniliga nógv framkomið til at kunna umsita eitt sindur meira flexibla skipanir enn í dag ella krevjast
pengar til at dagføra tað til dømis ja takk
fr forkvina ja ein ein sera viðkomandi spurningur tí ati tá eg havi fingið at vita tð at tað eri kanska eitt sindur trupult umsitingarliga so er tað tí at tað er kanska ikki ikki nóg nógv man sigur talgilt havi eg skilt meni eg haldi eg fari at siga upp á tann mátan at hatta har skal eg finna út av til eg vónandi kanska verði kallaður inn í nevndina at vita hvussu tað er við tí eg eg eg eg tori ikki at at siga for nógv um tað hvussu tað stendur til við tí men egeri samdur við bjørt samuelsen at tá ið mann ger broytingar onkuntíð evr mann gjørt broytingar og so so má mann í telduskipanin og arbeiða eina rúgvu stanfri arbei eit sindur meira langsikta og hevur ta tøkniliga púra uppá pláss men tað tað skal eg
hvussu eg kann takk fyri ja takk so er tað bjørt samuelsen ið fær orðið
ger so væltakk fyri frú forkvinna eg tók orðið nú fyri at takka tykkum framsøgufólkum og hinum tingfólkum sum havt orðið og fari ikki minst at takka landsstýrismannin fyri at hann luttekur í orðaskiftunum tað er sjávandi at sjálvsfar ti gjarnar at gera tað men men tað er ikki altíð at tað er støðan tá i serliga ikki tá tað líðir so seint út á kvøldið eg haldi at it hava havt taiðt giliga got t orðaskifti og sum sagt so er hetta er trúði onkur fór at skjóta mær skógvarnar at vit eru eitt sindur glað fyri endurnýtslu í tjóðveldi tí upprunaliga er hetta nokk so gamalt uppskot hetta er gjørt fyrstu ferð tað er so broytt g skal tað siga so dagført og broytt nakað men fyrstu ferðtað hava lagt fram er longri at altso áðrenn undanfarna samgongan var tá ið vit sótu í andstøðu seinast og so hava vit tá ið vit sótu í samgongu fingið partar avhesun gjøgnumført vit fingu átta vikur eyka til prematurfødd børn vit fingueftirlønina inn sigur stenberg nevndi sína røðu og eftirlønin til barsilsskipanina var nakað av tí týdningarmesta eygun samuelsen vísti á tí sína røðu eisini hetta nakað tí týdningarmesta vit fingu gjørt tí tað var soleiðis at kvinnur sum fóru barnsburðarfarloyvir fingu ikki eftirløn av hesum og vit vita jú at kvinnur í stóran mun eru aftur útsøldar á eftirlønarøkinum og í stóran mun eisini tí tey taka lang barsilsfarlovi so hevur tað verður viðgjørt eit lítiðs sindur hetta við kvotum opápakvotum nógv minni enn tað plagar at vera tá vit viðgera barsilslógina men har vil eg halda fast í at eg skilji vælargumentatiónina um at mann ikki skal ella mann skal geva familjum so stórt frælsi sum til ber tað haldi eisini vit gera og tjóðveldi gera í hesum uppskotinum men eg haldi at mann fer eitt sindur skeivt tá ið man bara sær frælsið hjá familjuni og ikki sær kanska rættindi hjá tí einstaka foreldrunum tí um mann tekur støði í tí veruleika sum mann livir í dag so kann veruleikin vera sum mann ynskir ella øðrvísi en mann ynskir men so er tað soleiðis at annaðhvørt barn verður føtt uttanfyri hjúnabann tað er bara støðan í dag og vit vita væl at talið á hjúnaskillan er øgiliga høgt og vit vita eisini væl at pápar sum hava verið at meta sum primerirumsorganarpersónar á jønum føti við mammurnar hava nógv betri møguleika fyri at fáa rættindi til síni børn sum jú er trupul hjá pápanm tá tað er hjúnaskilnaður tá er tað jú í flestu førum mamman sum fær rættind so eg haldi at mann skal vera t lítiðsindur varin við bara at avskaffa pápahvornurnar uttan at hugsa seg væl um tí at pápin hevur eisini rætt til at fáa eitt tilknýti ug barnið hevur eisini ræt til at fáa tilknýti til pápan og eg haldi at tað er ikki so lætt hjá pápaum fyrst og fremst orsakað av sjávandi hetta við hámarkinum sum sum kanska raka fleiri pápar enn mammur men heldur ikki orsakað kanska tí mentan vit eru í altso taðsoleiðis sum føroyar eru og sum sum nógv lond eru har mann kanska ikki hevur sæð líka jaligt upp á at ein pápi bað um farloyvi á hesum arbeiðsplássi og eg eri e hvussur so mikið gomul at eg minnist sera væl ati tá ið eg gekk á lambúrnaðarhávskúla í keypmannahavn tá minnist eg ein tjóralæknin fortaldi mær tter við at tá hann hevði ætlað sær í barnsburðarfarloyvi ein pápi og og tá hevði arbeiðsgevarair sagt við hana at tað skuldi hann tað mánti hanngjarna fara men so pjósan ikkiat koma aftur og egminist eisini fyrstu fyrð eg sum landsstýriskvinna í vinnumálnum tá umsati í eisini í arbeiðsmarkanaðir mál legði fram á uppskot um at betra um barsisskipanina tá bleiv eg spurd í fullum álvara um um av onkrum í vinnunevndini um eg virkuliga ætlaði mær at skipini skuldu liggja svínábundin meðan páparnir trillaðu barnavogn og tað er altso eg haldi ikki nakar tinglimur í dag hevði funnið upp á at spurt landsstýrisfólk tann spurningin men tað bleiv sagt í rættiliga fullum óvari so tingini flyta seg og eg haldi tað hevu verið ógvuliga gleðiligt at hoyra eisini jaliða viljan frá landsstýrismanninum til at hyggja uppá hesi tingini men taðer veru gleðiligt at hoyra at vit møtast haldi eg í hesum ynskinum um at vit nú fara víðari og barsusskipanin er komin upp á eitt ár og so arbeiða vit víðari við at gera hana meira smidliga royna at lofta teimum lesandi eisini og lofta teimum vinnurekandi betri enn í dag og so líka at enda til tað er kanska ein viðmerking til landsstýrismannin hetta við teimum lesandi tað er so ein heimild til landsstýrismanninn kanska gerast serligar reglur fyri lesandi og har kundi mann kanska hugsað um at sjálvstøðu vinnurekandi kunnu tekna trygging landsstýrismaðuri kann eisini
áseta eina nógv minni upphædd til lesandi í útgjaldinum enn enn tað sum fólk fáa sum hava fulla løn tað er bara fyri líkasum at lata upp fyri ein møguleika har takk fyr harra formaður takk fyri so er hetta orðaskiftið enda tað er ikki fleiri sum hava bið um orðið hetta málið verður beint í nevndini áðenn vit fara til tað næsta málið so skal eg boða frá at løgtingsmál nummar hundrað og sjeyogtjúgu sum stóð seinast á skránni í dag uppskot til samtyktar at byggja lestraríbúðir tað vevður tikið av skránni men vit fara afturat í dag at viðgera løgtsmál nummar hundrað og fýraogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um barsilsskipan javnvág av hámarksupphædd skel biðja um framsøgufólk tað er beini johannesen fyri fólkaflokkin og johandal fyri sambandsflokkin bjørt samuelsen tað er ruttvang fyri framsókn steffan klein poulsen fyri miðflokkin og tann fyrsti at fáa orðið tað er
ja vit viðgera aftur nú broytingar um barsskipanina og hesi ferð er tað so rutt vang og bjarni kárasum petersen e hava lagt eitt uppskot fram um at ið handlar um javning av hámarksupphæddini og tað er tað sum hannleggur upp til tað er tað at anla hvørjum áðrenn javnar við sama loystissum tá mann tosar mær jvna almennaveitingar at mann javnaði hámarksupphæddina til útgjaldið fyri barðsul og sum fleiri at verða inni á so tá hendan samgongan tók við so var okkara fyrst og fremsta hugsan ella okkara fremsta mál við barsskipan var tann at vit leingi hann á til tveyoghálvtrýss vikur og tað v so gjørt og samstundis sum mann gjørdi tað so hækkaði mann inngjaldið frá null komma einoghálvfjerðs upp á null komma seksogfýrs og tað vóru tvær orsøkir til tað fyrst gfremst var tað tað at fíggja tað at mann

og eisini tað at barsilsgrunnurin gav undirskot og orsøkin til tað var tann at mann hevði líkasum

undanfarna samgongu longt barsilstíðarskeiðið tvær ferðir fyrru ferð var meðan hennikold var landsstýrismaður og tá hækkaði mann so eisini inngjaldið meðan sønnu ferð mann hækkaði tey tátær nei orsaka seinna ferð mann longdi tíðarskeið tá hækkaði mann so ikki inngjaldið og tað gav so við við eitt undirskot á barðsskrunninum og tískil vápma hækkar tað av teimum báðum orsøkunum tá og nú tá ið mann so er komið til hesar tveyoghálvtrýs vikurnar sum líkasum hevur verið málið alla tíðina at koma til so er tíðin búgvið til at hyggja at hvat annað kannbroytast ella kann gerast betri og hetta her uppskotið tað kemur so til útgjald og útgjaldið hevur verið ella hámarkina útgjaldið hevur fimmogtjúgu túsund krónur og tað er tað verður síðani tvey túsund og fýra og eg haldi tað er tíð upp á at hyggja eftir at um mann kann gera nakað við tað tí at síðani tve túsnd fýra so er sjávandi nógv broytt í samfelagnum eisini við bæði lønum og prísum annars men fyrst og fremst so skal tað verða haldi eg fíggjarlig forsárligt bæði fyri sjálvandi grunnin men eisini fyri borgarum at at tð er tað so sær at vit verða noydd til at hækka inngjaldið so haldi eg ikki ateg haldi sjálvur ikki at vit skulu skatta fólk meira men skal mann til at hækka inngjaldið so má mann eisini hyggja at er ta onnur gjøld mann kann lækka samsvarandi

tá mann tosar um hetta her við at hækka útgjald so verður tað ofta tosað um at tað skal eggja monnum til at fara barsil tí at menn liggja typiskt kanska yvir hetta her ivar eftir marki tá mann tosar um løn og tískil skulu kanska heilt vitt niðurløn fyri atfara í barsil meni men so sum støðan her í dag so er tað jú eisini soisær at nógvar kvinnur eisini fara niðir í løn

sumann hugsar um grundlógina hjá sjúkrarøktarfrøðingum og námsfrøðingum so er tað yvir hetta her so tað eru kanska ikki bara tað við tað eg menti at menn skulu fara niðurløn men tað eru sanniligar kvinnur sum eisini fara niðir løn fyri at fara í

men tað vig skal koma á inngjaldið aftur so tað hækkað inngjaldið tað fíggjar tað verandi sum er nú og kanska landstýrsmaður eisini kundi koma inn á tá mann hækkaði inngjaldið tá hvussu sær hvussu er fíggjarliga støran í barðsgrunnini nú tí mann má eisini vinnast til tað at at mann eisini betalir eftirløn út og eftirlendir hun veksur jú hvørt ár so at at fáa i finguð eirnan greining av hvussu sær út hjá barðsgrunnini fíggjarliga tað hevði verið áhugavert hvørtfóltá mann fær hetta uppskotið viðgerðar í nevndini men fyri at líkasum taka sum um so haldi eg at nú tá mann hevur longt hattil tveyoghálvtrýs vikur so er tíðin líkasum komin til at mann hyggur eftir hvat kann nú ku gerast og útgjaldið er eitt men tað skal sjálvandi vera fíggjarligt forsvarligt ger mann tað bæði fyri barðsgrunnin men sanniliga eisini fyri borgarum her landi
takk fyri harra formaður ja takk fyriti
nei tað kom ein viðmerking ruttvang ger so vælja eg vil bara taka røðaranum fyri røðuna og og fyri viðgerðina og og tað r jú púra rætt sum røðarin vísir á at tað eru ikki bara menn sum fara niður í í inntøku og tað bleiv á onkrum tulkað sum um at nú skuldi mann hjálpa monnunum við at varðveita eitt eitt hægri inntøkugrundarlag men tað hevur ikki verið høvuðsendamálið við hesum tvørturímóti er tað ætlað
bæði mammuni og pápanum takk fyri
eg haldi tað er oftani líka sum tað ið mál vísir á tá hon tosar umhámarkið í útgjaldinum atat ta tað erjú sjálvandi so sær at síðan tveteser fýra so nógv broytt eisini lønarútgjaldingum og tíbetur kannmann siga tað at lønirnar vaksa og tí er tað eisini so sær í dag at nógvar so nógn kvinnustørv eru yvir hetta er hámarkið sum er og tískil so er tað absolutt nakað mann burdi hugt at haldi eg sjálvur og so tað er hvortfarti hetta er kortfaltitt positigt uppskot sum vit fara at viðgerða væl
veruliga í vinnuni takk fyri har komaður ja takk so er tað jóhan dahl sum bleiv ja faktiskt er tað hennrik áld sum eigur tørn eftir floksstødd so hennrik áld fær orðið
vælja takk harra formaður nú er tað so rímiliga passar á týspunkt me børnini eru sovnaði at fari og viðgera bassiskipanina tað haldi eg er ikki annað rímiligt at at friður á jørð verður áðrenn mann fer at viðgera hendan

øhtað kann vera skilagott við seg í við seg i nú segði onkur fyrru ferðirnar at mann fekk ikki páparnir at taka lut tí at gjaldið var ikki høgt nokk otað er nokk so spesielt at kvinnurnar eru so ákrýtlar eftir at fáa gjaldið hjá monnunum uppeftir soleiðis at menninir skulu taka meira lut í barðsulini men ókey

og hetta er toppútgjaldið og skul a hækka tað sum eg undrar meg er í hesum uppskotum tað er tað at mann sigur einki um tey allar tær stóru mongd av kvinnum sum liggja langt niðan fyri hesi har fimmogtjúgu túsund tað eru yvirhøvur ikki nevndar í hesum uppskotinum tað eru keypa blaður tað kostar tað sama merkir nokk blaðun at kostar tað sama hjá teimum sum tjenar fimmogtjúgu meir og tjá hinum sum tjena átjan túsund til keypa mjólk tað kostar tað sama legg seti o húsinum kostar tað sama oljan ho kostar tað sama um um momman tjenar sekstan túsund tjenar fimmogtjúgu men mann mann satt sær upp á at taðer sum tjena fimmogtjúgu skuldu fáa mair og tær sum tjenar sekstan seytjan átjan tann stóra fjøldin tað stóra fkjøldin tekur at sigla sín egna sjógv og tað er so ein máti at gera tað uppá eg hevði hildið vist mann skuldi farið og hekka øll so má mann gera okkurt annað her her verður einki sagt um inngjaldið tað tað er tað sum er sndi spessielt við nú skal siga til rós fyri seinastu nei fyri seinastu hekkingina at tað tordi mann at sjálvt um fólkaflokkurin var í í meiriluta so tordi mann at hækka gjaldið og tað var fyri neyðuni at mann tordi tað tí at tað var neyðugt ella kundi man ikki gera tað taðer síðstu reguleringarnar sum vóru tí tað er altíð so øgiliga nevnt at siga at mann kann hækka øll hi tingini men mentá tað kemur t til at betala meira inn so so gangu tað minni soleiðisnar tað sum hevur verið prinsippið í sner tað er tað tað skal vera ein einkul ein einkul umsiting hon skal vera so bílig sum møguligt hon skal gerast so einkult uttan at at t soleiðis at mann sleppur undan at betala øgiliga nógv fyri at umsita skipanin eg haldi honir dýrir nokk sum er og jahavi eitt sindur av av av rumpuljíti megan sata hær úti umat um at halda gjaldið niðri men her vur so einki sagt um at mann skal hekka inngjaldið og tað kanska sum eg skilji á lagnum so stendur tað nøkulunda uppi niður nú men okur sum hava livað nøkur ár hava upplivað tíðir hvar ið lønarútgjaldingarnar eru minkaðar ela nógv hevur ikki gingið so gott í samfelagnum og tá hevur tað verið buldrandi undirgangur í í í barsils grunin okur eg noyddist tað ein ferðaar haldi eg havi verið noydst at vera inni í landskassanum eftir

her er talan um at hækka hesi fimmogtjúgu og vistaðið skal fylgja javningini at at lønarjavningini so skuldi tað verið sum uppskotsetararnum siga tvey komma null fimm prosent og fimm hundrað og tólv krónur koma so afturat eg havi ett sindur ringt við at fylgja ta tað sum verður víst á her uppskotsetararni siga at í tvey túsund og fýra sum var inntøkan meðan inntøkan hjá kvinnunmi fjúrtan túsund hvar hanne nú er uppi á cko túsund og fimm hundrað og tað virkar rættiliga løgið at at kvinnur lønin skal vera farin so nógv upp í hesi her árini tað er ein øgiliga stór fjøld av av av kvinnum sum ikki koma upp í nereyinni av hesum fimmogtjúgu túsund sum eg havi skilt

so lá talið av kvinnum sum vóru niðan fyri fimmogtjúgu túsund upp ímóti tvey hundrað

og tað sum á tær sum lógu undir fimmogtjúgu túsund vórðu nærmari fýra hundrað so her er ein øgiliga stórur skarði av kvinnum sum fáa langt langt niðanfyri tað sum sum her verður hugsað um

nú nú hevði okur nú nú var tað síðsta málðin fekk eg ikki fylgið s nógv væl við men okur okur hevði tað øgiliga nógv tá tái skipanir kom ú nú hetta við við við fleksibilitetið eg hevði gjørt heitt álit eg var við limir í vinnunevndini tei e partaskipanir kom í fyrstu tíð hevði gjørt eitt álit um at at eg skjeyt upp at mann mann kundi leingja skipanina við við við tí dupultaog at fara niður í holt og tað hevði i tað fikk ikki bin til jørðina enn enn tað ikki nantý ikki hjá ínum ímínum egna flokki taku hann ikki undir við at at siga at í staðin fyri at at at fara fýra mánaðir í barsil so kanst úfara niðr í hálvan tønur p á átta mánaðir tað var tað tá í dag kundi ár men men tað var eingin sum tók undir við tí men ókey nú nú nú vóru aðrir tónlair men sum sagt talið av kvinnur sum ikki kommunerað tað av tei i fimmogtjúgu túsund tað er ómetaliga stórt í mun til tað haftur í tvey túsund og einogtjúgu altso í fyri nøkum fáum mánaðum síðan tá er tað gott tvey hundrað kvinnur sum koma upp undir markið uppá fimmogtjúgu túsund og slaka fýra hundrað sum liggja langt niðanfyri so hetta er hetta er et ein hekking til at bjarga teimum sum hava sum eru frægast fyri frammanundan og tað kann mann so hava eina meining um men altso livi umstøðurnar hjá teimum sum tjæna fimtan túsund ella kostnaðurin er tað sama tá ið eg umsati hetta her og fór at hækka tag so so snakkaði eg við fleiri partar um tað brúkti nógva tíð uppá at snakka um t millum annað kontaktaði pengastovnar tí eg hevði onkrar onkrar damur sum vóru sum sum ikki sum ráðgevar men eg spurdi meg fyrri hjá onkur sum sum hevði skil fyri tí so spurdi eg há einar pengastovni e g iski hvat hendi her hjá tykum vðein ein kvinna kemur her og sigur eg fór leingi mína barsil í í eitt annað týspunkt øh kann eg fáa ein avdráttarskoða upp á mri hús og teir eini pengastovnurin svaraði at teir erðu ongan tað evði einki tilfeldi havt sum tær hevði sagt nei tað evði einki tilfeldi hatt tann eini var eit sindur avruddaður men tann eini hevði segði at tar hevði einki tilfeldi havt hvat ið tar hevði sagt nei til ein fyrispurning var handi kvinnur sum ynskti at fáa i longri barshil og fáa avdráttarskoða so tað var eingin trupulleiki og tí helt eg og haldi eg statbekk at ati skipanin sum okur hava er fantastiska fín g hoydi magnus rasmussen nevnd nasusmann at eg nevnt tað onkuntíð fyrr men tá ið eg umsati hetta her og kannaði tað rundanum okum so var tað eingin sum kom í nereinni av hesari skipanini sum okur hava her og javnaðarflokkin eru tað deilda meiningar um onkr av hasu her tinginum eg eg silji ikki at øll skulu a øll eru hundrað prosent samd um at markið skal eita fimmogtjúgu túsund eta skeita sjeyogtjúgu túsund tað veit g ikki men men statvekk er tað eitt øgiliga stórt tal av kvinnum sum ikki koma upp á fimmogtjúgu túsund sum nevnt í fjør knappar fýra hundrað og tvey góðar tvey hundrað sum vóru komu á hetta markið upp á fimm hundrað túsund so so tað er statvekk ein øgiliga stórur skarði av fólki sum sum ikki kemur upp á fimmogtjúgu túsund og tey skulu eisini liva ókey so kann tað vera annarleiðis at te havi eg inddrekkað av ta havi eg varaðun havi ikki bara varaun av tí men ter altso longri tú kemur út frá miðjuni á landinum frá høvuðsstaðnum leðrið er miðal inntøkan hjá kvinnuni í barsilsskipanini í barsisskipani

tað er ymiskt sjálvandi ymiskt men men men fleiri av teimum sum ar í legri men statvekk eru tað øgiliga nógv nógvar kvinnur sum ikki koma upp í nereinni av teimum fimmogtjúgu túsund visi mann fylgir uppskotini hjá framsókn og og og leggur fimmhundrað krónur afturat ókey tað tað alt alt kemur mun men eg trúgvi einki uppá at menn loipa úr stólini og fara á á á á barsil tí teiy fáa mfimmhundrað krónur m mánaðir afturat og tað eru øgiliga spesiellir menn sum í fýra vikur ikki kunna fara til hús fyri túsund krónur og tag visti tú tekur sunnu dagarnar burturúr lat veg siga at okkur ter n einki sum tær fivrstat taka tær burtúr so fáa menn sum fara as túsund krónur u dagin í fýra vikur og tað eru ótrúliga spesiellur menn sum ikki hava ráð at vera við hús í fýra vikur

fyri fyri fyri fimmogtjúgu túsund øgiliga spesiellur menn eg havi ongan upplivað av hann men tað er at tær eru til staðar allíkavæl sjálvandi koma tær í sjónvarpi og siga tað at tað burdi vri

ruttvang eina viðmerkingtakk fyri takk fyri hat ta er ikki so langt síðani vit fingu víst í sjónvarpinum eina kanning um hvussu inntøkan hjá kvinnum fór mar kant niður í sambandi við at tær fingu børn og millum annað var barsisskipanin orsøk til tað men soeleiði sum eg skilji helheric old so skulu kvinnur som missa inntøkur niður á fimmogtjúgu túsund tær hava einki at grenja um tí tað eru so nógvar sum tjena minni enn tað hatta er altso javnaðar hugsanin í sambandi við støðuna hjá kvinnum og ann stóra inntøkumissin sum kvinnur eru fyri í sambandi við barnsburð og annars tá ið hennik old sigur at einki stendur u um hvussu hetta skal fíggjast so er tað ikki rætt tær síðstu reglurnar handla um tað hvussu vit síggja hatta
tað kann hanga saman í framtíðini takk fyri
altso tað eru hatta er sikur fínt altso eg tað er tað er ikki tað sum eg sum eg sigi nakað um at at men altso tá ið tað eru fýra hundrað kvinnur sum ikki koma upp undir hatta markið og tvey hundrað sum eru omanfyri so sigu tað okum tað at tað eru øgiliga nógvar kvinnur sum skulu betala tað sama alto sum hava sami eissum tær sum fáa fimmogtjúgu túsund og meir og eg haldi statdvekk at okur hava eina fantastiska skipan um hon kundi fórað ír fimmagdragar ja so eg hevði ikki mist svøvnin um um um hesar fimm hundrað krónurnar koma eg afturat absolutt ikki mist svivnina tí og og og og og tað kundi kanska gjørt ein mun men men tað eru fleiri ting sum ukur burdu farið í holt við við skipanini áðrenn mann mann akkurát kemur í hatta problemið tí at visti tú hyggur eftir eg hugdi eisini eftir hvat ísland hevði og hvat danmark og aðrar aðrar hevði so eru okur heilt ótrúliga væl fyri tá tað kemur til barsisskipan og visti tú biður um sum eg nevndi í áðni biðið pengastovnrin umat
sovo dýr hús og at fáa útsett eii sindur ja kom fanr ikki deila so ber tað væl til tað fyri
eygol samensentakk fyri harra formaður ja mann kann sjálvandi altíð fáa útsetttað ella skáða í lágnum men tann
tann útsetanin teir pengarnir skuldu so eisini betalast aftur men tað sum eg hugsi um í hesum her tað er tað at hesi her fimmogtjúgu túsund tað var eisini fimmogtjúgu túsund í tvey túsund og fýra tú tróss alt nøkur ár síðani og pengarnir missa virði ella minka í virði ella prísur á vørur og og lønir og alt hækkað so at tey sum óðansæð um mann eru tæir fýra hundrað sum liggja niruundir ella hinar tvey hundrað so fær mann munandi minni fyri pengarnar í dag enn mann fekk enn mann fekk tá so at tað at mann javnaði upphæddina tað dugi eg ikki at síggja at mann visti mann sigur at at tað var í lagi at fáa fimmogtjúgu túsund í tvey túsund og fýra so mátti ta eisini vera í lagið at fingið tað sum svarar til fimmogtjúgu túsund í tvey túsund og einogtjúgu tað skuldi ikki koppa nøkrum lessi soleiðis her sæð takk fyri
hennigoldkharra formaður eg eri púra samdur í tí at visti mann heldur at tað er visær meirilutin fyri tí so so h men tað sum eg havi meira havt fortrað av tað er tann stóri skarin sum eisini skal liva verðir minni pengar og hann altso eg havi prøvað nakrar ferðirnar ttat snakka um um mas man kann hava ma man kanska mann kanska skuldi sett eitt minstamark men eg eg fekk iski in ganga undirtøku fyri tí tað eg umsæt tað men t sett t minstamark at siga at eingin sum er í skipanini skal fara niður um tólv túsunda ella ella sum løkna tíð fjúrtan kanska e la fimtan øh men tað er ikki undirtøkan fyri tí tað kostar eisini so fær mann at at siga at øll sum eru oman fyri fimmogtjúgu túsund skulu fáa meir hví ikki taka tey sum liggja langt niðart sog siga lat okum taka tey hug tága tey eitt sindur uppeftur tí í mjólkini hjá teimum kosta tað sama tað kanska tað er einki við tæð at gera kanska
einki vegin fyri ókey hja so sigur eg tað ú eru tíðin fariðfar og vit tað eru næsti røðar sum færa orðið nú góða handal
ger so væl ja takk fyri hetta er jú eitt mál frá ruttvang og bjarni kárasum petersen um broyting í løgtslóg um barsisskipan og tað sum hettaher snýr seg um í høvuðsheininim tað er ati mann kann fáa hesa her hámarksupphæddina javnaða soleiðis at hon fylgir við prísgongd og og og lønarstøði annars í samfelagnum tí at tað verður sagt her at sum jú rætt er eisini tað ati tú fer í mesta lagði fimmogjúg tússun krónur um mánaðin út í barsisskipan umframt mpensjónsgjald og tað tekur tú og tekur tl pensjónshald at tanmar fimmogtjúgu so hevur tú eitt nevntútghjald í veruleikanu upp á at at at fíglauphærnin up á tvyog túsund og og trý hundrað krónur tað verður eisini nevnt tað at hámarksupphæddin hevur verið óbrats síðan tvey túsund og fýra tá ið miðalintøkan hjá føroysku kvinnum umleið fjúrtan túsund um mánaðin og hjá monnum var seksogtúgu túsund ogfimm hudraðum mánað og tvay tilsfarandi tølini í dag eru seksogtjúgu túsund altso tað vil siga tann sum hevði fjúrtan túsund um mánaðin í tvey túsund og fýra hansara løn í dag er seksogtjúgu túsun o fmm hundrað og hjá tí sum var var uppa seksogtji fimm hundrað er í dag góðar áttaogtretivu túsund tavisia tað r ein rímiliga stórur vøkstur hesi her árini sum hava virð hesi í átjan árini tá ið mann hyggur eftir barsils grunnunum so skal hann sjálvandi hvíla í sær sjálvum tí arta tað prinsippið sum e verði um hann og okur vita øll tað at tað er eru eian avbjóðing at fáa barsils grunnin til at vera hanga saman og málið há okum øllum hevur jú allatíðnan verið tað at okur hava havt sumt mál at fáa eitt árs barsinst loyvi til foreldrini við eini býtuslykti millum millum pápan og mammuna har mann sjálvandi sum okur søgdu í hinum fyrra uppskotinm eisini sæð tað at pápin í stóran mun ikki gerst tað sama sami nýtslu av barsiskipani sum mamma men eg haldi tað at tað er viktitt at okur fara at at hyggja eftir hesum tingunum at hygja tay eftir sreyminum og finna út av hvat et k kun at gera tá ð mann tosar um hetta javnikar prosenti so kann tað jú ikki vera hægri enn tann prosentpista broytingin í lønarkarminum tað verður sagt í uppskotinum tað t tað at svara til í tveyogtjúgu uppá tvey komma null fimm prosent og vistu vt brúka tað sum sum sum sum lykil so hevur mann eitt hámark í tveyogtjúgu altso í ár sum etíðir tað at staðin fyri taer fimmogjúu túsund sum er hámarkið so vild tað blíva fimmogjú túsund fimmhundrað og tólv ein hálv so tað eriki tað sum tað avgerandi ikkn her tað verður narar nakrar krónur á munur per mánaðir til tesum fótbørnum meni sum eg skilji uppskotið rætt so so er tað soleiðis ati at ruttvang og bjarni kárasum petersen væl ynskja tað at mann í veruleikanum kann fara inn og broyta tað hámarkið soleiðis at mann fer eina aðra regulering nú kansn ruttvang kanska greras sind meira frá tá i hon kemur upp hvussu tey hugsa so uppskot ið hvat er tí at hugsa mann heilt ekki sakt skal tillaga í hesun upskotin her um tað er javnikar prosentur sum tey ljóga broytt er la tað tað gongur útuppá burturav nei men tað tað mann vil hava ha ja eg haldi at tað tað er umráðt at mann fer og hyggur eftir teimum tingunar hvussu gera við tað kann tað gerast eg haldi sjálvur tað at tð tað er tað er ikki tað er ikki so rímiligt at mann mann hevur eina skipan sum sum kann man siga arbeiðsmarnar var teknd eittanast tað eisini eftl má betala hatta ana at mann ikki eisini tryggjar tað at tað er tann parturin hækkar tilsvarandi restini av av teimum av teimumlønar aftur í lønarvikinu sum sum annars er er í samfelagnum eftir u ávísum prosent lygli sum sum sum sum tað burdu verið haldi eg so men tað betíðir so aftur tað at mann eisini hyggi eftir hvussu mann kann fáa nokk av inntøkum til grunnin soleis at hann kann betala fíggja ndanpartin eisini taðvl siga at tú mást samsyngja inn at at hæka at hækka inngjaldið eisini til grunirna vistu tei kal kanga saman sjálvandi tretra tí at tað kanska ikki at føll líka nógm býdd kanska til eina ár har ella ella btvy so tær koma fær á pengar í kassan ella ta fara at lefaminni út tá að kemur inn tað er so tað men okur fara hvussu at geva hesum málinum ena góða eina góða viðgerð í vinnunevndini og eg haldi at tað er eitt eitt áhugavert uppskot frá frá frá framsókn sum okur eiga at at fáa relevanta partar inni at at siga hata meiningu

jatakk ruttvang eina viðmerkingtakk fyri eg fari at takka johandal fyri eina positiva røðu viðvíkjandi hesar miðalinntøkuna ner tað sjálv sum hav skrivað hetta uppskotið og tað framgongur ikki nóg væl av tekstunum at handa miðalupphæddin har uppá seksogtjúgu túsund og fimm hundrað er fyri kvinnur í tí aldrinum sum kvinnur eiga børn í typiskt millum fimmogtjúgu og fjøruti ár og tí kanska hon liggur eitt sindur hægri enn vist mann til dømis hevði tikið lesandi pensjonista
svara øll við takk fyri
fyri takk fyri kunningin a utt ruttvang gjøgnum fommannin men eg trúgvi tað tað sum sjávandi virtit er tar at mann fær at mann fer enna avger um hvørt mann kann fáa eina politiska semju um at mann vil hyggja upp á her og fáa tillaga hesi tingini sola sum framsókn hevur ynskta her upp á ein skilagóðan
og máta sum ikki er líkasum ger tað at mann kanska skal út og hekka metaprocentin betýr tað tykkist mann skal tí eg tykkist tað stórar pengarnar og snakka um mær sum mann fer í teli saman hvat blívur til í krónum og oyrum tá mann hevur fingið tað tykkur leygirnir sum framtíðirnir tosar um takk fyri at koma
hennioldog tað er er øgiliga nevnt at at semjast um at at atvist ú er hækkað tær hasar tvey komma null fimm prosentinia so so gevur teir fim ogtrýðs hálv krónur og tað tað trúgvi e ikki nakar av okur kann blíva vera ósamdur um tað hevði verið fínasta ordan men men tað tí skua al hækka inngjaldið eitt sindur men tað sum er tað speskiella við við hasum har tað er tað at at fyri at koma upp á tær og hekka inngjaldið so so siga okur við ta damuna sum fær sekstan túsund um mánaðin tú skalt betala líkisi meira inn fyri handan sum fyr fimmogtjúgu skal fáa fimmogtjúgu túsund og fimm hundrað men tú fer tað sama tú mást bara tiga tú mást bara tiga og fáa tað sama tit fáa tað sama líkamikið hvussu tyku e rokna bár fara at fara í skúlan á nýggjum soleiðis tað verður tað tað verður ikki størri gjald til tað samlaða kompaníi
tú flytur bara tað ovara markið einki annar
eg kann eg kann eg fáa frið í salinum ja eg kann gott fylgja henniold eg eg veit visti g kannklára u vangla ata henda kold mein ter meinar tað at tey sum fáa sekstan túsund krónur um mánaðin tey fáa ikki um meir en te sestan týs krónum mánaðin meðan hin sum er fimmogtjúgu drarr meirtað er tað sum hendikolda digur fokuserað upp áha men eg kundi hugsað mær at spurt henikold kanska kemar uppaftur aftur okur kundu greitt meg frá hvussu hugsað at henrik old at mann kanska kundi gjørtast soleiðis at tey sum fáa minni en eftar fimmogtjúgu eittanast tað eisini kunna fáa ein bonus burturúr at mann eg vildi at broyta hetta her tað er væl tað tað snýr seg um ha at øll fáa nakað burturúr tí a hesta ei kustutil a men
man kann kanska eisini forklára seg unnifrá tí tá hon kemur upp kussu hon sær upp á tað eg kann gott fylgja hennik old t tú sum hann sigur takkfyriha formaður yrso er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
fyri harra formaður ja hetta er so enn eitt uppskot um broyta bassiskipanina í hesum føri er tað so at javna útgjaldið soleiðis at tað fylgir við í samfelagnum og akkurát tað er ikki nakað nýtt at tosa um tað men eg haldi at tað en fyrstu ferð at mannleggur til fram aitt lógaruppskot um at fáa tað gjørt ásett við lóg tað er soleiðis at í verandi barsilslóg sum kom upprunaliga í tvey túsund og tvey har stendur í grein trettan stykki trý at landsstýrismaðurin hevur heimild at hækka gjaldið og tað var soleiðis at nú havi eg fylgt hesa her barsisskipan í barsils lóggávuni við áhuga líka síðan nummar nýggj fyrst sum journalistur nøkur ár seinni sum politikari eg minnist ordiliga væl tá ið mann lækkaði gjaldið úr tá skipanin kom tvey túsund og tvey hennik old hevur nevnt nakrar ferðir eftir heimsins besta barsisskipan eg veit ikium tað er heilt satt tað er onkr av skipanin til dømis í norra sum eru hvussur í harðari kapping við okkara men meni tá ið skipanin kom tá fekk mann útgjald upp til fimmogtretivu túsund tað var ein øgiliga góð skipan en hon sjávandi nógv styttri enn hon her í dag og longu tvey ár seinni lækkamandaso niður í fimmogtjúgu túsund og eg minnist ordiliga væl ati eg sum sjóvandi listi bað um um innlit í grundgevingarnar fyri hví mann so stuttlátna skipan var komin lækkaðar útgjald

sum vístu tað at um pápar fóru at taka stóran part av barnsburðarfarloyvinum so fór skipanin at durka heilt ótrúliga nógv upp á stutta tíð so fært heima eina tiltrúgv tá til at pápa fór at taka størri part av barnsburðarfarloyvini men tað er so staðin meir ella minni í stað pápar taka tær fýra oyramert og vikurnar sum teir hava og og hyggur mann í okkara grannalondum har mann hevur

markaðar kvotur til pápar og so sær mann at eisini har taka pápan um tað sum er markað til teirra og í allarflestu førum ikki meira enn tað vit hava havt ísland sum dømi sum hevur havt býtið trý trý trý ella ein triðing til mamman ein triðing til pápan og ein triðing sum man kann býta sín ímillum norra hevur so eisini bevekað seg tann vegin eg meini at tey eru eisini komin til fimtan fimtan sekstan vikur

gera tað soleiðis at mann markaði størri part til páparnar tí mann sá at at tað var tann mátin mann líkasum fekk báðar partar at altso bæði foreldrini at taka barnspurðarfarloyvi og sjálvandi eftir ynski frá foreldrunum eisini eg haldi at í føroyum hava spurnankanningar víst at foreldrini ynskja í størri mun bara sjálvi at taka avgerðir um hetta men ein øgiliga stóri savnan av tilfari og gransking í norðurlondum tað var ein ráðstevna norðurlondahúsinum í eg haldi tað var í nítjan hvussu er rímiligat kort síðani har sum norðurlandaráðið skipaði fyri og har mann vísti nettupp á hetta ati at pápar í grannalondunum hava øgiliga stóran áhuga í at fara í barnsborðarfarloyvi og at mann í øllum førum í okkara grannalondunum ikki hevur nakað ynski um at avtaka

hevur fleiri fyrimunir bæði fyri mammuna og fyri pápan og vónandi eisini fyri børnini men spurningurn er so skal mann hækka hettar útgjaldið í øllum førum var tað soleiðis í sínari tíð tá ið eg átti míni børn teyi bæði føddu í norra tá hevði mann møguleika fyri at fara í eitt ár í floiyvi við fýrs prosent av lønini ella tíggju mánaði við hundrað prosenti løn og tá hevði mann so eitt væl hægri mark enn mann hevur her men skipaninar eru ymiskar og tær blivu eisini broyttar javnan í norðurlondum so eg veit iki um landsstýrismaðurin hevur eina góða nýggja samanbering av skipanunum men eg haldi at tað er nokk so umráðandi at vit halda fast í

vit hava fyrst útbygt skipanina og so máu tey næstu stigini vera gera hana enn betri og eg eri púra samd við framsókn í at hetta markið er ein forðing fyri atserliga páparnir veljat fara í farloyvi men eisini sum rutt vang vísti á at tað eru eisini nógvar mammur sum fara niður í løn við at fara í batnsburafarleyvi men hagtølini sum víst verða til í hesum uppskotunum undraðu eisini meg onkur annar hevur nevnt tað her tí at tey hagtølum vit hava havt higartil hava víst eina munandi lægri miðalløn hjá mammunum enn tey tey tølini sum verða víst á her í viðmerkinum hjá framsókn særda út til at miðalløn hjá kvinnum er hækkað úr fjúrtan túsund heilt upp seksogtjúg túsund upp á hesi her tjúgu árini og eg haldi kanska ati at ruttvang fer at siga eitt sindur um tað hvarji tøl tað er tey byggja uppá men vorður um altanger so er hannda heimildina har og eg haldi at mann kann siga at orsøkin til at skiftans landsstýrisfólk hava valt ikki at hækka hámarkið sjálvt um tað hevði verið rættiliga gjørt tí tað er altso nógv hent við lønunum uppá tjúgu ár altso heilt nógv og harvið kann mann siga at í veruleikanum er útgjaldið lækkað stigvíst tí at mann fari ov nógv minni fyri fimmogtjúgu túsund í dag enn mann gjørdi tá fyri tjúgu árum síðani lá næstan tjúgu árum síðani men eg haldi eg kann siga at ein høvuðsorsøk er at mann hevur ynskt fyrst og fremst at raðfesta tað útbyggja skipanina og barsilsgjaldið er hækkað rættiliga ofta ogtað er eisini at hækka rættiliga nógv undir hesari samgonguni og eg ivist í um vit kunnu blíva við at skrúva upp á at hækka gjaldið altso eg haldi vit muga til at at meta um tað eigur at vera minnist meg rætt hertað á leið við vanligari gongd tá i tað er er vanlig vanligur vøkstur í samfelagnum so haldi eg at mann plagdi at siga at gjaldið hækkað á leið ella inntøkan í grundinum hækkaði á leið við trimum prosentum um ári landstýrismannkann kanska rætta meg vistað er heilt á leið men í øllum førunum var tað soleiðis at vit roknað eina ferð upp á tað svaraði nøkulunda til at mann skuldi klára eina ferð um árið at leingja við einari viku við teimum givnum fortreytunum lønum sum vóru tá og tað hevur mann so gjørt s mann er komin heilt upp á eitt ár nú og mann hevur fingið eftirlønina inn og so frameftir so eg haldi eisini eins og framsókn at hetta er ein av teimum tingunum mann eigur at at meta um tí vit skulu eisini minnast til eitt og tað er tað hetta er altso ein tryggingarskipan altso heta er eina tryggingarskipan har hvør einasti arbeiðsgevari og hvør einast arbeiðstakari betalir eitt ávíst prosent ta sínari løn inn og og tað inngjaldið er uttan hámark og tað haldi eisini tað skal vera uttan hámark men tað merkir so eisini at tey sum hava ter hægri lønir og høvdu fingið meira útgoldið vist mann hækkaði hetta markið tey høvdu jú eisini betalt nógv meira inn so so í so máta hevði tað ikki verið so órættvíst men eg haldi tað týdningarmesta vera fyrst og fremst at tryggja sum í tí uppskotinum sum vit viðgjørdu í áðni frá tjóðveldi at vit tryggja skipanin blívur meira fleksibil og at vit tryggja ati fleiri á privata arbeiðsmarknaðuin kom upp í hesa skipanina altso sannheikilin er í dag at ein stórur partur av sjálvstøðu vinnureandi liggja uttan fyri hesa skipanina og tað rakar tey hart tá ið tey fáa børn tað eru arbeiðsgevarar sum betala fyri tey sum tey hava í starvið inn tí tað eru tey lógarásett tey skulu men so gloyma tey at tekna trygging fyri seg sjálvan og so fáa tey børn og so finna tey útav a tey ikki varda skipan sjálvm tey halda seg av goldi inn í hana tí tey hava goldið fyri sín starvsfólk eg haldi at mann átti umhugsað eg haldi at eykum samelsen hevði eitt gott uppskot um at mann gott kundi hyggja upp á nakrar av hasum her tar aðrar tryggingar eisini sjúkrapengar millum annað sum sjálvstøðu vinnurekndi kunnu tekna at mann átti at umhugsað um mann átti at gjørt eina felagstrygging har men eg haldi t heldur ikki tð hevi gjørt nakað mann gjørdi hana obligatoriska tí tað hevur mann gjørt fyri øll onnur á arbeiðsmarknaðinum og hetta er eini samhandsfast skipan har vit felag betala inn altsu m eini fólk sum eru farin um barnsburðaraldur tey gjalda eisini líka nógv inn í hesa skipanina so tað vit eru samd um at at heta er ein skipan vit vilja hava í okkara landi fyri ati fáa so nógv børn sum gjørligt at gera umstøðurnar t fáa børn so góð sum gjørligt tað er jú nakað sum gevur okkum øllum nógv aftur hetta er komandi skattgjaldar hetta er arbeiðsmegi til arbeiðsmarknaðin og so frameftir framsókn vísir á at við tí hækkingini hev so vanligari gongd tá ið lønarlønirnar hækka so eigur tað at kunna dekka kostnaðin av hesum uppskotinum og tað vildi so bara vera í uppgangstíðin í niðurgangstíðin vil tað so blíva e problem og men tað vildi so blíva óðansæð altso tað er eisini tí at barsilsgrunnurin kom fyri at mann skuldi royna at hava ein grunn har mann eisini bjálvaði góðum tíðum men nú hava vit verið so íðin á broytt skipanina so nógvar ferðir at vit hava brúkt teir pengarnir sum sum eru í bartilsgrunnum og kanska eitt sindur afturat men harra formaður bara líka leggja afturat at visu vit bakka heilt aftur so var eitt risa yvirskot yvir eini seks ár haldi eg tað vóru eini trýss milliónum krónum sum fóru beint í landskassan tí mást bethaldu meira inn enn skipanin kostaði og tað hevur so eisini verið rættvíst at mann fíggjaði ein part av tí við at útbyggja skipanina í dag fer tí ein grunn og tað haldi er ógvuliga gott og nú mugu vit bara so samla kreftirnar og finna út av hvat altso tað týdningarmesta fyrst í munl
vil at gera skipanina enn betur enn hon er í dag
ja harra formaður eg havi nokk so oftani hoyrt verkfeløgirni umboðin hjá hjá arbeiðrafjøldini hava víst á at hetta er ein endurgjalds skipan fyri mista løn tær hava skorið út í papp ogteljaliferðinar mann hevur linder til at blanda sosialar skipanir og endurgjald fyri løgin saman o tað blívur meir og meira av tí tá ið mann finnur upp á forskelligt annað a koma uppí við so so so so blandar mann sosialar skipaninr mann hevur hetta er ein kort og greið skipan sum bara er til at endurgjalda fyri mista lmsinntøku og tað at at tað er ein góð skipan grundin til at at eg nevndi teymum norra tað var tað at tað komu nokur sjónvarpsfólk til føroyamegi umsæt hett her og tey vóru komin úr sveis har mann hevði tíggju túsund um mánaðin í í í í løn og teir fingu at vita um norra úr norra bir tað beitt yvir til føroyar
tí kom tað her at vita hvat har var fyrr í gang
bjørs samelsentakk fyri ja tað er nógvar mátar mann kann samanbera skipaninar nú nevndi eg tann møguleikan sum eg hevði nú havi eg átta tvey børn ím norra og tað er tey eru altso yvir tjúgu ára gomul í dag væl yvir tjúgu ár so so tann skipanin hevur eisini verið góð og vit hava ein av teimum bestu tað er rætt men tey høvdu longu tá eina skipan fyri lesandi sum vór munandi betri enn okkara øsum lesandi eg varð lesandi tá eg átti dóttur mína og tá fekk mann eitt eingjalds eingangsútgjald sum var ein sovorðnin barnakekkur mann fekk visti mann ikki var partur av skipanin og tað er í veruleikanum eitt sindur tað at vig leggja upp til okkara uppskoti eisini at mann skal kunna gera serskipanir fyrilesandi men eg gangi út frá hennikold og eg eri nokk so samd um at vit skulu halda fram við tí góða samstarvinum um at fáa hesa skipanina sjálvt um hon er øgiliga góð at hon kann gerast enn betur og tí haldi eisini hetta er eitt eittifínt upp
skot frá framsókn sum kjól fer at geva góða viðgerð í vinnnevni
harra formaður hetta er tað næsta uppskoti á røðini sum snýr seg um barsilsskipanina og framsókn vísir stutt og greitt á at vit eiga at javna hámarksupphæddina sum er fimmogtjúgu túsund krónur í dag og av teimum fimmogtjúgu túsund fer so ein partur til fíggjarløn so tað er ikki tær fullu fimmogtjúgu túgsud vær fara útgoldið hvønn mánað øh og í viðmerkingunum so koma tay heilt stutt inn á longd á barsil sum vit eisini viðgjørdu í málinum áðrenn har framsókn ger tað niðurstøðu at at vt fyribils komna mál ella málið er fyribilts rokkið tá ið tað kemur til longdina á barsinum og tað kann so diskuterast eg haldi at vit eiga at skifti orð um um í ífyrramálinum at finna ella tað sum eg vísti á at at børn kunnu verða heima í størstan mun frá tí tey eru null til til tey fylla tvey ár tað kundi verið eitt mál hjá okkum øhtí samfelagið er skrúvað saman upp á ein máta at at børn fara øgiliga tíðiliga út

øhmen tað útlokkar ikki at viteisini kunnu viðgera hámarksupphæddina ø sum ikki er blivin regulerað síðani tvey túsund og níggju og og tað er eingin loyna at at lønin er hækkað ótrúliga nógv síðani tá og inflatiónin og og brúkaraprísirnir eru eisini skjótt vaksandi í løtuni eg sæ sá onkrar grafar úr usa har mann er komin upp á fimm seks prosent og tað er vit hav ikki havt so høga inflatión í í nógv nógv ár so ja soso hamarsupphæddin kundi saktans væri tillaga og og í framsókn vísir so á eina javning sum eitt minimunn har mann leggur seg eftir javningini

tá er javningin tvey komma null tvey komma null fimm prosent í ár a velur tann loystin

øhtað tað haldi eg eisini og eg skal slettiki útlukka hetta eg vísti á hetta her við við ei barnið skal kunna verða heima í øllu førum til tað fyr til tvey ár tað haldi eg vit mugu sygda eftir og hvør fari so pengar úr skipanini tað eru fleiri sum raka við sínar so haldi eg eisini at skipanin skal verða so og fræls fyri familjuna sum møguligt s sum sum tað letur seg gera so spurning eg hvat vit velja at raðfesta ø skulu vit útbyggja skipanina meir skul vit hækka hetta útgjaldið ella kunnu vit kunnu vit kanska loyva okkum at gera bæði og og tá er tað avgerandi at hyggja hvussu nógvir pengar eru í kassanum og og hvat kemur inn og hvat fer út og og landsstýrismaðurin vísti ellaja hann virkað eit sidur ivasamur um um tað var entinellur at at tað mela runt kanska kanska ikki ljóðaði til eg las soleiðis av at tað liggur á markinum at at hann melur runt h og tí hevði tað verið øgiliga áhugavert at fingið hesa støðuna útgreinaða fyri barnsilsgrunnin altso við verandi skipan hvussu hvussu nógv ár heldur tað altso hvat hvat siga framskrivaingarnar har ø og og hvat skal til vist vit velja javnað við hesum her hvørt ár hvat skal so til altso skal inngjaldið so hækkað samsvarandi eisini yvir fleiri ár øhog visu vit ynskja okkum eina fleksibla skipan um pjøsnevndini vendiliga ikki kosta meira su far yvr tila fleksibla skipan alt eftir ti hvat mann mann ger hmen hvattað merkt og og her eru øgiliga nógv ítøkilig ynski úr løgtingssalinum í kvøld og virka til at vera semja að tað tykist um at man kann finna semju um nógv ting og tí er tað øgiliga áhugavert at fingið útgreinað hvør er støðan hjá bartelsgránni í dag og hvat letur seg gera hvat skal til viðse hetta uppskotið skal samtykkjast og hvat skal til um mann velur at etabilera onkra av hinum loysnum so tað haldi eg heilt sikkurt at vinnunevndin skal brúka ein stóran part av orkuni uppá og og kanska við hjálp frá landsstýrismanninum oghansaraa i at finna útav hvør er støðan og hvat skal til fyri at fáa nøkur av hasun her tinguum s sum tað tykist at vera semja um
frá mær
hennigoldja harra formaður eg eri rímiliga tá tá tað kemur til inngjaldið eg rímiliga sikkur í eg normalønar vøksturin at tað gevur yvirskot tað tað er eg rímiliga sikkur í men vissi steffan klein poulsen hevði sitið í tí støðu sum okur sótu í tei mum gav buldrandi undirgang tá tá var tað ikki serliga stuttligt at einki at hava til yðugiri so í so so tað virkar onkuntíð sum at at panikku kemur í tingfólk vist tað loypur av onkustaðna at vista vst okkur loypur av so sigur mann hvat kann mann finna uppá fyri at fáa brúkt tað so skjótast møguligt finna upp á eitt annað so að brúkt tað so at kassin er tómur og tá ið so tað gangur skeiva vegin so hevur mann einki at marera við og tá tað kemur til hitt at at við við við fjúrtan vik havi verið ein fortalari fyri ti fyrsta fjúrtan vikurna markaða til mommuna og tað silja miðflokkurin ikki hevur tá ið seffan klein poulsen hevur livað rúmiliga leingi í mun til eg havi livað so kann mann sigkurt vera ein fortalari fyri at tryggja mommuni tirfyrstu

steffan klein polsen ja hevur nógv skilaskilagóð ting sum henigaold vísti á altso lønarvøksturin verkir jú verki jú samnsfara teg at at inngjaldið hækkar og tað kann møguliga vera tað javnviga hvørt annað soleiðis at mann fær fær javnað samsvarandi við við lønarvøkstrinum og og og iki ikki tí pjøvast at hækka tað prosentið sum kemur inn og so endamálið ikki at tøma kassan landsstýrismaðurin vísti á at tað e ikki meira enn tað velir runt nú ella tað tað liggur um nulli vissi eg skilti hann rætt so so tað e iki tað er ikki tí at vit fara at tøma nakran kassan nú har har liggur ikki nógv í men tá ið tað eru nøkur ynski her í løgtinginum um at gera tillagingar so er øgiliga áhugavert at fáa útgreinað hvat skal til og og til tað allarsíðsta kvoturnar útgangsstøðinum haldi at familjan átti at kunnað funnið av at skipað sín gerandisdag sjálvi og og tí í tí
haldi eg ikki at kvoturnar burdu eru neyvar ja søg tær ruttu angisfall
meira um hetta málið og tað havi verið fyri tað mesta positiva røður okkurt undantak javnaðarflokkurin hevur tað ikki so gott við hesum uppskotinum skilji e men eg skal koma meira inn á tað tað sum fekk okkum til at koma við hesum uppskotunum var enn ein kanning sum vísti á at inntøkan hjá kvinnum minkar mannú hoyri eg á mær sjálvum hevur so mismælt at tað er við at blíva troytta av at tosa í dag men at inntøkan hjá kvinnum minkar markant í sambandi við barnsburð tað ger hon millum annað tí at barsilsskipanin hevur havt sama hámark í nógv ár og nú vísir hennrik old á at tað eru nógvar kvinnur kring landið sum fara í barsil og hava lægri inntøku enn fimmogtjúgu túsund og tað er rætt tað tað sum tann støðan sum tær er í er jú tann at inntøkan als ikki minkar í sambandi við barnsburð tí at inntøkan frammanundan liggur lægri so kann mann so siga tað kanska er ein trupulleiki í sær sjálvum og so sigur hennrikold eisini at tað er jú longur mann fer frá havnini jú lægri er ella jú færri eru tær kvinnur sum røkka hetta her markið upp á fimmogtjúgu túsund og eg kann fortelja hennrikold at tað undrar yvirhøvur ikki meg sum livi í realitetinum her í havnini tí tað fer hjá teimum allarallarfægsti ber tað til at annar parturin liggur langt undir fimmogtjúgu túsund hjá einari ungari familju vis tey samtyks skulu hava tak yvir høvdið so tað er kanska eisini av neyð at kvinnur arbeiða meira í havnina enn tey gera út um landið vissi tað altso er rætt sum pástandurin hjá hennrik old er tað sum eg haldi oftani í tá ið vit diskutera javnstøðu so so tosar mann oftani um at mann vil hava menn at taka nakrar aðrar avgerðir sum líkjast tey sum kvinnur gera og umvant vil mann hava kvinnur at taka nakrar avgerðir sum líkjast meira avgerðim hjá kvinnum altso onkursvegna skulu vit líkjast meira hvørjum øðrum har sum eg viðhvørt sakni eina diskussión og um hví altíð soleiðis í gásareygum typiskar kvinnuligar avgerðir hví tær altíð skuldu kosta velur tú eina tratitionella lívsleið sum kvinna so merkir tað at tú hevur lægri løn velur tú at fáa fleiri børn so merkir tað eisini sannlíkt at inntøkan hjá tær minkar enn meira tað kundu vit broytt uppá í staðin fyri at áleggja kvinnum at taka onnur væl so kundu vit hjálpt upp á at tey valini sum kvinnur taka ikki hava so stórar fíggjarligar avleiðingar og tað kunnu vit millum annað við at broyta hesa her upphæddina tað sum eg haldi er áhugavert nú seinastu tíðina vísir tað seg ati vinnan sjálv at tað eru nøkur stór arbeiðspláss sum hava verið úti við uppskotinum um at arbeiðsplássini sjálv hjálpa við ati tryggja foreldrum hægri inntøku tá ið tað fara í barsil altso nú eri eg so sjálv so priveligerað tær tríggjar ferðirnar eg havi verið í baisfarloyvi so havi eg fingið fýraogtjúgu vikur við fullari løn tí at eg havi havt rætt til barsil við løn men altso ikki meira enn í fýraogtjúgu vikur og tað sum so hevur verið írestandi tað hevur ikki verið so nógv tí tað nú er so nøkur ár síðani tá fekk eg so frá barsulsskipanini sum eisini

tá ið vit snakka um atther fíggjarliga hvussu tað hangur saman og sjálvandi tá tosi eg um alt annað líka eg veit uttan at kenna tølini nóg væl so veit eg at barsilsgrunnurin hevur ikki havt tað so øgiliga gott seinastu tíðina og at mann er eitt sindur afturúr og koyrir við eitt sindur av undirskoti so sjálvandi má má mann onkursvegna koma upp afslætt áðrenn hetta ber til og eisini má takast við at pensjónstfungla pensjónsgjaldi hækkar nøkur fá ár afturat fýra ár afturatog har ríkur so eitt prosent eisini men vistu vit síggja burtur frá tí so er tað jú soleiðis at av tí at inngjaldið ikki hevur nakað hámark útgjaldið hevur eitt hámark og tað eru nógv fleiri kvinnur sum fara í farloyvi enn tað eru menn og kvinnur eru nógv longri enn menn so ger tað at útgjaldið er lutfalsliga lánt tað er statvekk rættiliga nógv sum slettiski røkka hatta har markið meðan inngjaldsmarkið ella inngjaldið hevur einki mark og tí vil so leingi sum lønargongdin gongur uppeftir so vil tað geva upp á sigt meira í kassan enn tað fer úr kassanum og tí er tað vit siga ja men tað gevur alt annað líka rúm fyri at mann hækkar hámarksgjaldið svarandi til leistin í javningarlógini tí javningarlógin sigur at veitingar kunnu í mesta lagi hækka við hækkingini í lønargongdini soleiðis at tað verður ikki soleiðis at tað verður javnað meira enn hvat ið lønargongdin hækkar í samfelagnum nú hava vit sjálvandi ikki atgongd til embætsverk upp á sama máta sum tá mann er í í samgongu eg kundi gott hugsað mær at havt neyvari tøl til hetta uppskotið tað havi eg so ikki havt o onkur fýltist á hettar her at tær trúðu ikki ordlig upp á tær her talið upp á seksogtúgu túsund og fimm hundrað og eg skal siga at hatta talið er fyri kvinnur ímillum fimmogtjúgu og fjøruti ár vit valdu at taka tað áramálið og tað er ein feilur at tað ikki framgangur av tekstunum her tí at vit mettu at har ímillum liggja allarflest kvinnur tá ið tær eiga børn

eg sjálvandi nógv framgongur av tekstunum í hesum her uppskotinum eg kundi kanska hugsað mær líka tikið fatur aftur í hatta her við við kvotu seinast vit løgdu eitt líknandi uppskot fram tá lla tá vara okkara uppskot at mann skuldi fara upp á tretivu túsund tí at tað svaraði til hækkingina í prístalinum síðani tvey túsund og fýra ikki hækkingin í lønargongdini tað er við munandi hægri men hækkingina í prístalinum og so mæltu vit samtíðist til at mann avtók kvoturnar tí vit hildu at hækkingin í sær sjálvum fór at hava við sær at fleiri pápar fór at taka farloyvi tí at inntøkusamlaði inntøkumissurin fyri familjuna fór at minka og so er tað heldur eingin loyna at okkum kanska ikki dámar so væl kvotur og og ikki tí eg eg skal vera púra ærlig eg haldi tað er ordiliga gott at pápar taka barsil og eg vildi ynskt at at tað vóru fleiri pápar sum tóku longri barsil men men ein meginregla í soleiðis sum eg síggi liberalan politikk er at mann mann letr borgaran í størst møguligan mun sjálvir ráða fyri sínum lívi hetta við hetta mynduleika defineraða lívsgóðskan eru vit nokk so skeptisk yvirfyri og tað er ikki bara á hesum økinum tað er á nógvum økjum og tað virkar sum um at tað blívur meira og meir og tað eru líkasum fyri tað modernaða menniskja er tað í stóran mun ikki nokk at eg velji ta góða lívið soleiðis sum eg haldi tað men tað hevur týdning at øll onnur eisini velja sama lív og har eru vit grundleggjandi ósamd vit halda at tað skal vera í størst møguligan mun har sum tað gevur meining upp til borgaran sjálvan at definera hvat er eitt gott lív og at liva sambærttí sannføringini vit halda ett her við at bestemma fyri onnur hvat er eitt gott lív tað er nakað sum eyðkennir autoriter og totaliter samfeløg har sum borgarin lítlan og ongan rætt hevur til sjálvir at stýra sínum lívi tí í veruleikanum er tað soleiðis at tey allarflestu vita og megna at taka tey røttu valini fyri seg sjálvan og eisini í teimum førunum har sum fólk tka vvæ halda vit eisini at mann hevur tann rættat taka feil í hvussu er tá ið ið tað bara fyrst og fremst gongur út yvir ein sjálvan og ikki onnur tað er tað sum ger tann stóran munur tíðin hjá mær er farin eg fari at takka fyri viðgerðina og eg vil siga í í tí undanfarna uppskotunum sum var til viðgerðar um barsils hildu vit eisini tað var sera nógv góð ting í sum vit saktans kunnu taka undir við so hetta er bara eitt øgiliga avmarkað
uppskot har sum vit hugsaðu kanska er tað realistiskt vist mann bara pilkar eitt ting út at fáa umtøku fyri tí takk fyri
hennija takk harra formaður nú sái eg ati búskapar løgfrøðingarfelagið var á sjónvarpsskerminum segði at teirra agjaldið var for lítið hjá teimum og so kom hetta uppskotið rímiliga skjótt aftaná o tað er kanska ikki so ríligt tað sum eg meinti við í havnini tað var tað at at at inntøkurnar hjá kvinnu í umráðnum her stekur also bskaparløgfrøðingarfelagi tað er ikki ein kvinna í sumba ikki ein í porker ikki ein í hvalba sum elimur løgfrøðingarfelagnm ikki ein og og og tað ger ein ln ein lønar mun longur tí kemur út frá miðjuni her her sum tey størvini sum geva hægstu lønirna at liggja og soleiðis er tað bara hitta við tey leberala partarnr har tað her sum framsókn vil hava øl út í bakkaríini og og og og og og hetaher altso tað er eg veit ikki um tað er formyndarí altso onnur lond hava havt inormproblemur av at at a hava børn gangandi inni í í í grønlandi ikki minst hava børn gangande inni í
í handlinum
so er tað ruttvang takk fyri lat meg sláa tað fast at eg eri ikki tilhangari av at selja alkohol til børn viðvíkjandi hesumbúskaparfrøðingurin løgfrøðingunum í havnini sum hennrik old hevur so ómetaliga ilt eitt vist stað av so haldi eg at vit kunnu gleðast at búskaparfrøðingar og løgfrøðingar einki hámark hava fyri teirra inngjaldi til barsilsskipanina sum fer til allar kvinnur í føroyum men ikki eina krónu út yvir fimmogtjúgu túsund um mánaðin og tá skulu vit mennast at tað er samlaða upphæddin tá ið pensjón og frítíðarløn er farin av so koma vit niður á gátti tveyogtjúgu túsund um mánaðin og tað kann mann ikki liva leingi av her í havn her sum tað kostar fimmo
vivónumr at fáa tak yvir høvdið so knapp nokk
bjórssamuelsentakk fyri ja nú kom ein heil frágreiðing út um hetta við pápin í barsil og sum eg nevndi mína røðu so hevur mann longu norrað fyri altso tað er nógv harrans ár síðani mannhevur havt nógv nógv hægri útgjald enn í dag altso har kann mann fáa fulla løn upp til ja eg veit ikki um ein gongd ta hava nakað hámark og tað førar ikki til páparnir taka tað sum hevi markað teimum teir taka nógv meira at teir taka tríggjar fýra ferði so nógv sum føroyskir pápar tí taðer markað til teir norðurlendsk gransking vísir tað at tað er tað sum hendir og ein orsøk er konservatisman í samfelagnum altso tað er ikki líka lætt við einum pápa siga eg fari í barnsburjarfarleivi so tí ætlaði at spyrja rutt vang annars eit útmerka uppskot men eg ætlai at spyrja ruttvang tá ið hon tosar um at tað er umráðandi at mann tryggjar at mammurnar fáa at mann far upphetta her at tað er at tað ikki skal vera so dýrt fyri tær at taka væl hvat við pápinum hvat við at hjálpa teimum at fáa tað frælsið eisini at sleppa at verða saman við sínu nýfrøðing eg fái at pápanum detta lítsindunar ímillum sum hann ætlar eisini at taka frá teimum
tann lítlan valurin
so er tað ruthvang
takk fyri eg viðurkenni púrasta ynski um eitt samfelag har sum pápar í størri mun eru heima í barceli tí er bara altso onkursvegna vissu mann heldur at borgarin sjálvur skal ráða sær sjálvum so má mann eisini góðtaka at borgarar taka avgerðir sum ikki eru í samsvar við tað sum eg haldi er best og tað geri eg alla tíðina men tað er øgiliga og eg haldi í serliga okkara parti av verðini er tað øgiliga nógv uppi í tíðini at tað er her við at myndugleikarnir mann leggur størri og størri ábyrgd yvir á myndugleikarnar og mann latur tað vera í størri og størri mun upp til myndugleikarnar at tryggja at vit øll hava eitt gott lív og har eru vit ikki vit halda vit trúgva meira upp á ta persónligu ábyrgdina sjálvandi skulu vit sum samfelag altíð tryggja at rommurnar eru til staðar fyri ein góður lív nú er tíðin hjá mær farin eg fari at takka fyri
o er tað magnusasmussen sýrsður gersuvæltakk fyri harra formaður ja enn eitt uppskot sum snýr seg um barsisskipanina hetta her er kanska meira ítøkiligt eg vil siga tað at vit hava eina góða barsilsskipan og tað eru vit øll samd um vit hava í felag stríðst fyri at koma upp á hasa her tveyoghálvtrýss vikurnar og eru komin har til nú og vit hava eit eitt mesta útgjald upp á fimmogtjúgu túsund samanluktina vit okkum til dømis við danmark so er tað ein munandi betri skipan og í íslandi har fær mann ongantíð meira enn fýrs prosent av lønarinntøkuni meðan í føroyum fær mann hundrað prosent so vit hava eina góða skipan til hetta uppskotið so so er tað tað at hetta her sjálvandi tá mann sum landsstýrismaður umsitur barsilsskipanin í barnsilsgrunnin so so er tað øgiliga viktigt at tað er samanhangur í fíggjarliga og tað er bara eitt ár síðani at vit hækkaðu barsilsinngjaldið og hetta var fyri at dekka undirskotsskipanini leingjarættin til barnsilspening í eitt ár eftir barnsburð og fyri at fíggja lógarálagda eftirlønargjaldið og tað kemur framhaldandi at vera í hvussu er fram til ja tað er til tvey túsundg seksogtjúgu fýra ár afturat og so gjørdi mann eina meting um eina framrokning har ið mann tekur tað við at mann skal fáa eftirlønargjaldið við einum prosenti um árið men man hevði eisini tað við at at inntøkurnar í samfelagn fór at økjast og at inntøkurnar til barsilsskipanina til barsisstunnlin eisini fór økjast so tað hevði mann eisini við og so roknaði mann við hetta fór at at halda til tvey túsun o seksogtjúgu men eg haldi t avi nevnt tað fyr í dag at støðan beint nú er at barsilsgrunnurin ella ja barsilsgrunnurin har har stendur akkurát upp og niður eg skilji væl tankan við hesum her uppskotinum og at tahur verið fimmogtjúgu túsund í nógv ár vit hava fokuserað upp um at leingja tað og mann he ikki fokuserað sonógv upp á hámarkið tað hevur eisini verið nevnt at landsstýrismaðurin kann sjálvur í kunngerð haldi etta her hækka tað og tað hevur mann ikki gjørt tí mann hevur fokuserað upp á og tað hava øll verið samd um at fáa tað longt í hetta her árið visti tað eg soleiðisnar visti tað er nú soleiðisnar um at rokna út at hækka tvey prosent um árið so verður tað tretivu túsund og fýra hundrað krónur um tíggju ár vissi vissi tað er líkasum javningin visti tað er konstant so betýði tað tað at at mann má sjálvandi hækka hækka inngjaldið úr null komma seksogfýrs t upp til null komma níggjuogfýrs eg haldi ikki at mann er so øgiliga glaður fyriat fara at tosa um at hækka beint nú og tí trúgvi eg at vit eiga líka at síggja tíðina lítsindur ann tá ið tað nú akkurát stendur upp om niður men eg haldi tað var steffan klein poulsen sum helt at at vinnunevndin skuldi hyggja eit sindur nærri eftir hvussu støðan er beint nú og við nøkrum útrokningum og tað haldi eg at vit skulu hava við tá it koma í nevndina soleiðisnar at mann mann hevur rímliga greiðar útmeldingar ella framrokningar við hesum ymisku sinariunum soleiðisnar at mann út frá tí hevur eitt betri grundarlag fyri at taka eina avgerð men samanumtikið so so eru vit komin har til at tag eri komið upp á tveyoghálvtrýss vikur og mann sigur øll eg glema um tað tað havi eg staðið saman um sum løgting og nú kemur eitt heilt ítøkiligt uppskot sum sigur skulu vit nú ikki royna at hækka hetta her eit lítið sindur og har er tað eg at siga at lat okkum líka hyggja hvussu tað sær út fíggjarliga og og hava nakrar framrokningar hvussu hetta kemu athanga saman tá ið vit vita tað at vit skulu eftirlønargjaldið er eitt prosent og sum eg sigi at tá ið mann hevur gjørt útrokningar fyri tveieinum ári síðani so tók mann eisini við í útrokningini at inntøkurnar fóru at vaksa so eg haldi t vit skulu líka ffinna út av tí og
koma við nøkrum neyvari tølum frá farskipan takk fyri
ruttvang eina viðmerking takk fyri eg fari at takka landssýrismanninum fyri røðuna og og sjálvandi skal tað vera forsvarligt er tað nakað sum vit ganga inn fyri framsókn so er tað at at tingini er fíggjarliga forsvarlig tað sum eg havi bara hugsa eg haldi at tað má vera næsta stigið og tað sum eg kann bangin fyri ikki rætta orðið tí tað er eisini gott men visti mann forsetir við at leingja barsilsfarloyvi við somu upphædd so fer munurin ímillum inntøkuna hjá teimum sum fara í bartse og teimum sum ynskja fara ikki fara at bara gerast størri og størri tí at mann leingir um tíðina við inntøkumissi so eg haldi at tað má eigur at vera næsta stigi heldur enn at leingja
at so at hækka útgjaldið takk fyri
ja magnusrasmussen ja takk fyri viðmerkingina ja eg eg nevndi hetta her um at tað má vera haldført og vit mugu gera útrokningar tí eg veit eisini at man sigu nú kenni mann til til ruttvang frá fíggjarnevndini at at að skal tað skal jú vera fíggjarliga forsvarligt og og tað er tað sum eg sigi at at tað er tað vit líkasum koma koma eitt sindur nærri inná eitt sindur greiðar útmeldingar og hyggji eftir hvussu framrokningarnar síggja út hjá partiskipanini við støði í tí sum er í dag og og eg eri slettiski ósamdur við at at vit skulu ikki kanska leingja fleiri vikur men men
fara eitt sindur eftir upphæddini takk fyri hennigold far orðið aftur ger sovæl
ja tað skal vera so eg haldi at eg eri eitt sindur spektielt at tú visti nevnir eitt til annað rottvang hevur tær lyndi til at at tríva í hvussu mann nevnir eg segði at tað vóru á sjónvarpsfremjum í dag næði búskaparløpur so sigi rottvang hendri gold kunnu ikki fordraga tey altso hvat er hetta fyri argument mann hevur frammi og ein lógaruppskot at mann ikki kann fordraga fólk sum at sera sjónvarpskerminhvussu mann endurgevur ein sum kemur tann sum kemur á sjónvarpsskermin kann risikera at blíva endurgivin tað er bara veruleikin at stavarkar allar upplivas og er tað soleiðis at tú fer út við eini løru so kann mann rokna við at onkur nevnir tað og tað var tað sum eg nevndi ttí kom hetta uppskotið tað gangi eg út frá og tá ið tað kemur til tú sigur landsstýrismaðurin tretivu túsund og fýra hundrað um tíggju ár tað er tað er tað er nakað sum okur okur útflagar liva við tað er hann skivas tí men heldur mann tað at tað er dýrt at liva í havn tað er tað hjá dýrum húsum so er tað eisini ein dyrkan at koyra barnsligt gjaldið uppeftirantin tann sum eitur null komma eitt landa til líka mikið tað er tann skeiva vegin hjá teimum sum hava meira enn nokk til at betala rentur og avdrag og serliga ein tíð hvat tað sær út sum nú á grund av einum øðrum manni í moscow at at at rentan fer uppeftir viðst tey tilfeldig so er tað jú heilt ekstremt galið og tá krevur ikki at koma við nøkur prosentur ella null komma eittla
mana afturat tað er tungt nókk sum eg eri forvið
takk fyri eg fari at biðja henrik gold um umbering hvussu eg gjørdi honum órætt eg helt bara at tað var sagt í ein sovorðnum ella forhánsligum tóni kanska tulkaði hann skeivt og so var tað als ikki altso eg sá ikki tað fyri mær at hetta uppskotið fór at blíva ein spurningur um havnina og útjaðarin enn einaferð men tað er heilt ótrúligt hvussu hetta ting klárar at draga alt inn á móti søgnina ímillum havnina og
sog útijoðarin tað má eg siga tað at eg
áhugavert yhijatakk harr haharra formaður eg haldi at tað beginnar at blíva galið okkum ruttvang má hava sitið for leingi her altso tað var absolutt ikki hendirgold sum nevndi at tað var ein munur á srutt vang kom við at í havni var vóru viðurskiftin soleiðis soleiðis og so nevndi eg at mínar royndir vóru klár at lønirnar eru læðri tað er eingi diskussión lønirnar eru leðri hjá kvnnufólki tað eru pedagogar og om flakafólk sum arbeiða úti um landið soleiðis er tað bara mmmammnnma mann mann liva við veruleikanum og og eg taki gleðiliga ímóti en umskylningi tí at ati tað var ikkitan stóra skandalan at har men men men at siga argumentera fyri at mann er mó tí at mann nevnir onkran sum sum er á sjónvarpsseminmt
tað kann blíva for stuttligt eisin takk fyri ókeytakk fyri so er orðaskifti enda kikki fleiri sum hava biðað um orðið hetta málið verður beint í vinnunevndini vit hava bara framløgu eftir á skránni í dag skal boða frá at uttanlandsnevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar seksogtretivu tl løgtslóg um broyting ar løgtslóg um ræði á málinu og málsøkinum yvirtøkan av málsøkinum landslækna embati og so víðari og uttanlands snevda eisini lagt álit fram løgtsmál nummar hálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um sáttmála millum føroya og europasamveldi um luttøku føroya og samstarvsætlaninum samveldisins og rættarnevndin hevur lagt álit fram í løgsmál nummar einoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um frítíðv løn skipanin við frítíðarlønnarkontum verður broytt frítíðargrunnurin verður avtikin og annað hesi málini koma skrá einanferð seinni tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin klokkan tíggju hósdagin seytjanda mars tá verður skráin hendan eitt onnur viðgerð av uppskot til ríslóvartilmæli settur gildi fyri føroyar annornkrafttretivi forferðina at viðse endurkonkurslógin síðani verður fyrsta viðgerð av uppskot til løgtslóg um broyting í lagbekernsla um straffilógen revsulógina tað er samtykki grundað neyðtøka og so víðari og síðani er tað fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar tveyogfýrs uppskot til ríkislógartilumal at seta í gildi fyri føroyar g forsetan lóg um endiringar rættsplagilóg forferðina lóg um farðom rætsavgriftir tað eru nakrar fylgjubroytingar í samband við broytingar í konkurslógini so er tað fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fýraoghálvfjerðs nei sjeyoghálvfjerðs tað er uppskot til ríkislógartilmælin at seta í gildi fyri føroya annorning í krafttretivi forferðina av lóg om rætshordhevendi myndiheters behandligar personsopplýsingar og síðani verður fyrsta viðgerð av uppskot til løgslóg um triðja byggistøð í umbyggjind útbygging av miðnámsskúlanu á kambsdali fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fýraogfýrs uppskot l løgtslóg um broyting í løgslóg um fólkaskúlan og fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fimmogfýrs uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um eftirskúlar síðani fyrsta viðger a uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um frískúlar og so fyrsta viðger av løgsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu upskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk og til seinast fyrsta viðgerð av løgsmál hundrað og tjúgu uppskot til samtyktar um føroyskt heiðursterin framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin